klárt tið so er tingfundurin settur og vit fara til dagsskránna í dag tíggjunda mars og fyrsta mál á skrá er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar einogtrýss tað er uppskot til ríkislógartilmal at seta gildi fyri føroyar annordning við krafttretini forferðøurna av lóg um ending av lóg um fólkatingetsomboðsmánni nakar sum biður um orðið tað er eingi sum biður um orðið sum er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum nú við triðju viðgerð við aðru viðgerð og hetta málið samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri seksogtjúgu atkvøðu fyri ongar ímóti einari blankar og vit fara vit atkvøða nú við triðju viðgerð ger so væl vit eru liðug at atkvøða málið samtykt nítjan atkvøðu fyri ongar ímóti einari blankari að er soleiðis samtykt endaliga og avgreitt so koma vit til triðju viðgerð av løgtsmáli nummar fýraogtrýss tað er uppskot til løgtislóg um broyting í løgtingslóg ella broyting í ymsum løgtingslógn og tílíkum í samband við umskipan á føroya kæristovni er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er endað vit atkvøða í málinum í aðru viðgerð varð hetta málið samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongar blankari ger so væl ja tað er onkur eftir atkøvønn ja so vórðu liðug at atkvøða málið her samtykt við tjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt avgreitt frá løgtinginum og endaliga samtykt síðani er tað onnur viðgerð av løgsmáli nummar níggjuogtretivu tað er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðurráðnum í tvey túsund og einogtjúgu hvør biður um orðið

biljustinesen gersæltakkfyri hara formaður nú var tað ikki meiningin at tað var ikki meiningin at gera meg inn á prensidentin í útnorðuráðnum men vit hava havt vit hava havttilráðingarnar ella uppskotið frá útnorðráðnum til viðgerðar í uttanlandsnevndini og vit hava so skrivað álit í málinum og tað er ikki so drúgt tað álitið men eg skal lesa álitið upp í løgtingsmál nummar níggjuogtretivu tað er edvar jacobsen hennrik old ingolf sólan olsen steffan klein poulsen heðinsagareasen rutt vang tingmenn hava lagt málið fram fimmogtjúgunda novembur í fjør og eftir fyrstu viðgerð tretinda novembur er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sekstanda februar í ár undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í samstarvsmálum kaili johannesen ein samd nevnd tekur undir við uppskotunum og mælir løgtinginu til at samtykkja tað og so kann eg leggja afturað afturat at tað eru tvær tilráðingar sum eru komnar frá útnorðuráðnum í fjør og tann eina tilráðingin hon snýr seg um eitt økt samstarv og ein felags innsats á umhvørvisog veðurlagsøkinum hvar í útnorðuráðini útnorðuráðið mælir til mælir landsstýrisfólkunum fyri umhvørvi og veðurlag í hesum trimum londunum at gera avtalu um at halda minst ein ordineran ministarafund um árið og endamálið við hesum fundum skal vera at fremja tað at fremja útnorður samstarvið og at viðgera evnir sum hava áhuga fyri umhvørvi og veðurlag gjøgnum dialog og atsamskifta um hugskot og at deila vitan og so víðari tað er so tann eina tilráðingin og hin tilráðingin snýr seg um at tey trý londini føroyar ísland og grønlands fara undir at kanna møguleikarnar fyri ítøkiligum samstørvum ímillum tey trý londini um framhaldsútbúgvingar ígjøgnum fjarundirvísing sum eisini er eitt haldi eg eitt sera viðkomandi og og spennandi uppskot um at samstarva um undirvísing vit hava havt hetta her sum eitur vestnordycstotis sum eru eitt átak sum útnorðuráðið eisini varð var eg iveit iku me kann siga stigtakari til men var var við í tí uppstarfinum men tíverri er tað fyribils stotti eitt sindur niðurfyri tað tað samstarvið vónandi kemur tað verður tað sett gongd aftur í tað samstarvið hvar ið hvar ið studerandi úr hesum londunum saman við norðurnorra kunnu ferðast runt á universitetinim hjá hvørjum øðrum og og tann vegin fáa útbúgving men hetta her snýr seg so um fjarundirvísing og tað er kanska serliga viðkomandi fyri fyri tey sum búgva í í fjarøkinum tað er alt útnorður er sum so fjarøki men herta erí hvussu verð haldi eg eitt sera viðkomandi ein sera viðkomandi tilráðing
takk fyri formaður ja takk fyri so fær henrik
vija takk harra formaður tað var bara segði formaðurin uttanlandsnevnd er ata málið kom í fjør í nevndina og onkur hugdi við tá ið eg hoyrdi tag í fjørutað er nakað langsíðanisti í í novemburmánaði uttanlandsnevndini hhvast nokk at gera kann tað vera tað at málið eg fløkti puradaruum soleiðis at tað hevur gingið for longu tíð at fáa tað leyst aftur av av av
radarinøglar hvat er tað
ja tað tað er so ein møguleiki eg haldi ikkitað er akkurát tað sum er hent kanska meiri tað at uttanlandsnevndin hevur verið so hn hevur verið so skerd haldi eg altso ein ein part av tíðini hava vit verið undir manna hav manglað fólk og taðevur verið útskifting men nú hava vit so fótað okkum aftur og koyra við fullari ferð so tað er ein ein forkláring vit vit lógu í í manningarloysi í í hvussu fer ein mánað ella meir orsakað av nøkrum at fólkaflokkurin skuldi velja nýggj umboð í uttanlandsnevndina men tað er alt komið upp á pláss so nú
øh nú koyrir tað bara
takk fyri harra formaðuroyalja harra formaður útinorðráðið hevur jú eisini ligið kanska nokk so nokk so ella øðrvísi stilt orsakað av koronu í langa tíð men men eftir mínum tykki her útnorráðið hevur tað hevur tað ein týdning sum kann blíva nógv uppaftur størri og nú nevndi bildistinsen eitt mál sum hetta var við vesturnordegu sodis altso at tú kanst á á hægri lærustovnum veljahanda útbúgving sum snýr seg um okkara ótrúliga stóra øki í útnorðini tað var altso eitt beinleiðis uppskot frá útnorða sum bleiv samtykt og har eisini løgtingið fyrst setti pengar av til tað men eg havi skilt tað soleiðis at at íslendingar rølendingar hava ikki verið líka líka úripið um føroyingar men vit átu atikið tað upp aftur tí at tað var et beinleiðis úrslit av arbeiðinu hjá útnorðanum

takk fyri viðmerkingina tað eru nógv hugskot og nógv ítøkiligi ting komi burtur úr samstarvinm í útnorði og sum høgni hoydal nevnir vesturnordik stotecsir eitt men sum eg skilji á lagnum so hevur haldi eg serliga tann norski parturin verið nokk so nokk so nokk so afturhaldin í tí samstarvinum og tí er tað fyribils steðgað men eg skilji eisini á lagnum frá fróðskaparsetrinum at tað eri ynski og vónir um at taka tað uppaftur so lat okkum hvussu vissu vit hava nakrar møguleikar fyri at skunda undir tað at vera ein partur av tí
haldi eg hevði verið skilagott takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit atkvøða so í hesum málinum hetta er eitt uppskot til samtyktarso tað er bara ein atvøða atkvøðugreiðsla og tað er eitt samd nevnd vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fimmogtjúgu atkvøðu fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum vit fara so undir fyrstu viðgerðir í dag sum eru nokk so nógvari tali og vit byrja við løgtingsmáli nummar fýrs tað er fyrsta viðgerð av uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um sjófeingis sjóðfeingislógin umlegging av nøgdum lætnar til vinnuligar royndir og verkætlan egnar urskotur og at lata hvotur til vinnuligarroynd í verkætlan í ískoytiskvotur fylgja við tá ið fiskifarið verður skift út hvør biður um orðið ella v nei vit skulu hava framsøgufólk so tað er jakop mikkelsen fyri fólkaflokkin og bjarni hammer fyri javnaðarflokkin helgi abramsen fyri sambandsflokkin høgni hoydal fyri tjóðveldið billijustinussen fyri miðflokkin og bjarni kárasom petersen fyri framsókn fyrst fær nei
vælharra formaður nú eri tøkniligir trupulleikarar at tað slepst ikki inn á netið so eg fái ikki brút ipætin sum eg annars segði ætlan men hetta er eitteitt uppskot sum árni skoli hevur lagt fyri tingið har ið fiskimálaráðið nú skjýtur upp at gera nakrar broytingar í lógini um sjófeingi talan er um um fimm broytingar sum snúgva seg um hvussu kvotur til vinnulivið at royndir í verkætlanin verða stillaðar frameftir og at vreiðaríin at flyta ískoytiskvotur á annað fiskifar um reiðaríið ynskir at skista skipið og tað er kanska kjarnin í hesum her uppskotinum les enn uppskot ígjøgnum so umhandla tað nøkur viðurskifti sum kanska ikki eru so øgiliga stórar broytingar sum so men tað er fyri at nágreina hava nemmarið við at gjøgnumføra nøkur ting sum mann ikki far ordiligani tí at tá ið lógin bleiv smíða í sínari tíð sman visti mann ikki at aðrar broytingar blivu gjørdar so so fyri leikfólk er kanska alt hetta uppskotið eitt sindur torskilt upp á nógvar mátar og

eingin ivi um at at vissumannsær hetta sum eitt talv so var tað soleiðis at høgni hoydal stillaði fólki upp í sínari tíð tá ið hann kom við tí nýggju lógini um sjófeingið og tað innibar millum annað menningarkvotur einaferð tosaði manum økiskvotur síðani bleiv tað til ískoytiskvotur og so víðari so víðari so tað eru nógvir leikir fluttir og hendan samgongan hevur so gjørt nakrar rættiliga munandi og týðandi broytingar har kanska tann mest umtalaða broytingin var at vit avtóku uppboðssøluna o tað má eg siga at tá ið eg stóð norður í áðnum og eygleiddi hetta heilt fantastiska vakra skipið sum kom inn eitt kristian grótiunum sum legði á kaiy og hvørjar møguleikar hetta skipið hevur í mun til onnur skip frammanundan at tað ber til at fiska eitt so stórt íkidøog bara hava brúk fyri tólv monnum sum eru færri enn eitt vanligt lýnuskip veður má má siga at tað verið ein kolusalur útviklingur og eg eri púra sannførdur um at kristian grótunum og annars øll hevði hini skipini sum eru á veg inn í flotan nú høvdu yvirhøvur ikki verið kontraktaði vissu vit ikki høvdu fingið avtikið uppboðssøluna fyrst og fremst so tað eri eg heilt óalmindiliga glaður fyri og stoltir av at tað hava verið vitl av gjørt

samtíðis má eg viðkenna at øll allir teir leikirnir sum eru fluttir av undanfarna samgongu og eisini av hesari samgonguni hava absolutt gjørt tað at

nokk so fløkta støðu á talborðinum og tað er ikki so nevnt og einkult sum eg haldi tað burdi verið vistu vit í staðin fyri at vera farin inn á øll hesi her tingini sum mann var farin inn á við økiskvotum ískoytiskvotum og sovíðari so og segði at vit hava eina eitt tonsatal at býta út g visti tað var soleiðis at verandi fotul ikki kláraði tað so útlutaði mann eitt ella tvey lívir afturat ella tað sum var varð rætt at gera yvirstaði men nú situr fiskimálaráðið við hesu hesari lógini og teir royna sjálvandi at gera sítt besta fyri at fáa útynt fiskivinnupolitikkin og tað sum skal gerast so væl sum tað ber til og soleiðis sum talvið stendur so eg má noyddur at fyrihaldast til ta støðuna og flyta leikirnar so væl sum tað nú einafer hetta málið fer í vinnnevndina ovit fara sjálvandi at gera fleiri innkallingar fyri at vita um nakrar viðmerkr tað r verður til hoyringar tað er ikki verður tær stóru viðmerkingarnar frá pørtunum sum hava við fiskivinnu at gera og í í stóran mun verður tikið undirvið hesum broytingum so eg haldi at vit fóra sjálvandi eisini at innkalla orna skóli og fiskimállaráðið soleiðis at vit yventsuelt kunnu seta teimum nakrar spurningar sum kundu verið aktuellur takk fyrihara formaður
ja takk fyri so er tað við
viðmerking fráhøgna hoydal gersuvæl ja harra formaður eg veit ikki um tað er tagniligur trupulleikar í at sum havð gjørt tað jajakub mikkelsen lakki viðgjørdu uppskotinum men viðgjørdu allar møguligar aðrar søgur sum a mínir tykki er skeivar til dømis tað at ílegurskiltir verað gjørdar undir undir teirri lógnum sum við samtykti tað reina tvætt tað sjálvandi verða gjørdar eisini um vi høvdu uttan iva eisini fngið nógv meira viðursøking burturúr men hetta uppskotið fari eg at biðja jakup mikkelsen útgreina hvat er endamálið við hesum uppskotunum og hví veður hetta gjørt tað hevði verið áhugavert at hoyrt fólkafalnsútleggini á tí hví verður hendan lógarbroytingin gjørd hvat er endamá
hví skal hon gerast
asta ja nú hevur hoydal eg sá at hann sat og tosaði har aftur á aftanáringarsetan so hann hevur sikkurt ikki fingið byrjanina við av tí sum eg segði og tað sjálvandi er endamál í uppskotinum er at broyta sjófungislógina soleiðis at lógarkarmarnir fyri at umleggja kvotur ið eru lætnar til vinnuligar royndir verkætlanir til egnar árskvotur verða greiðari og neyvari og at gera tað møguligt at flyta ískoytiskvotuna latin ávísum fiskifari á annað fiskifari sum sami eiga at útvega sær at missa tú hevur fingi eina slíka kvoti so fært tú hetta ikki fyri broytt útvega tær eitt nýtt og kanska betri skip bæði fyri effektivitet og fyri manning og so viðari so fært tú ikki flutt kvoturnar yvir sum tú hevur á tí skipinum og tað er væl saktans nakað sum høvn heita sjálvan
g takaundir við ja takk fyri so er tað næsti røðari bjarni
jakum mikkelsen royndi nú nú í viðmerkingini ati greiða frá hvat endamálið er við uppskotinum endamálið við hesum her uppskotinum er faktiskt tað sum mann kann siga a samgongan hevur verið gongd við síðan at komu til og sum undanfarni landsmaðurin var í gongd við og tað sum nú nýggi landsstýrismaðurin er í gongd við tað er simpult enn at avhenda ta síðstu pættuni sum eru eftir av fiskivinnuni til tey sum skulu hava tað tað er har tað er og tað má mann so sjálvandi rósa á verandi landstýrismanni el hann hann hevur tikið tað upp eftir tí sum sum hevur verið lagt fyri dagin síðani tvey túsund og nítjan beint á jól tað er eingin ivi um tað og tað vísir eisini tað fái tann fái viðmerkingarnar sum eru til hetta málið het her málið í sær sjálvum er ikki so stórt og ikki so rógvusmikið jakum mikkelsen vísti øgiliga gott á tað hetta er ein fløkt støða hetta er ein fløkt støða og tað er tað sum hetta lógaruppskotið hevur verið sí na kom til hetta er altíð verulig ein floki stampur sum tað er og tað var eisini tað sum mann hevur víst á forbyrjanin av lógaruppskotið bleiv tað stóra lógaruppskotið bleiv skundið ígjøgnum í tvey túsund o nítjan beint fyri jól ogøll her inni nei eg legkikki siga øll tey flestu vistu hvat tað var øll landstýrin vstu vat tað var tað flestu andstøvuni vistu hvat tað snúði seg um tað var við at skunda okkurt ígjøgnum soleiðis at serligar teir nýggju tinglimirnar ongan møguleika yvirhøvur hevði fyri at seta seg inn í hvat tað var tað semmaði fyrri og tað kom so fram fyrst í tvey túsund og tjúgu hvussu hvat tað var altso hvat ð fær veruleikin kom fyrridamum hvat ey hevði gjørt og tað vísir seg eisini nú her at nú er tar vinnuligar royndir verkætlanir sum skulda gerast á árskvøtur tað er sum so tað sum hann ætlaði sjálvt í álitinum sum sum samgongan gjørdi tann í tvey túsund og einogtjúgu í apríl ignoteraði meg tað har bleiv tað skrivað serliga fyri teimum sum vóru øgiliga nógv ímóti at tað bleiv skundað ígjøgnum í tvey túsund og nítjan tær segði tað ati vinnuliga royndir verkætlanir hatað er øgiliga gott tað er nakað sum ð starta árið henda samgongongu er gott at mann fer nigur í níggju inn at royna seg av og prøva seg av og tað hava eisini tey flestu víst sut virði men tað bleiv staðiligani sett í álitið at tað skal verða upp til fimm ár at vísa sítt virði og so skal mann geri lansstýrismaðurin av løgtingi um tað verður gjørt varandi til egnari árkvøllur ella ikki tað er sum so fínt nokk fimm ár ía longu tíð nokk skuldi tað veri fyrrvandi landsstýrismaðurin royndi so beint áðren jól áðrenni hann takkaði fyri seg at fáa tú ígjøgnum beinanvegin altso tað skuldi gerast sosegr fimm árini blívufeiaði vekk og tað skuldi orðnast beinan vegin tað bleiv víst á her í tinginum at tað var ein stórur kjansur fyri at ella kann mann kalla tað at nú okur eru inafyr í fiskivinnuni at tað breyti bæði borð hjá samgonguni og u hann var bangin fyri at tað fór at verða nýval tað hoyrdist krókunum tað bleiv tað so ikki tíverri men so bleiv tað roynd um ei at pressa gjøgnum ein partur fór ígjøgnum eg skal líka leggjast afturat tað fór ein partur ígjøgnum men har bleiv so sagt allíkavæl eg noyðist harra formaður líka at vísa á tað at tann parturin av vinnunevndini segði so eisini nú í táð segði hann tann skall eg siga tær fyri nøkrum heilt fáum mánaðum síðan segði at tann fimtanda desembur í tvey túsund og einogtjúgu tá segði vinnunevndin altso samgongan í vinnunevndini segði at

prógva sítt virði men tað bleiv broytt til tað bleiv broytt til upp til fimm ár í staðin fyri í fimm ár og so er nýggi landsstýrismaðurin hann er hann er ein ein øgiliga góður kendur vinnulivsmaður hann tekur táttina upp eftir undanfarni landsstýrismanni ogsamgonguni upp til fimm ár kann vera líkamikið um tað r nakrar mánaðir ella ikki tað skal eisini gerast nú

at tað sum skal leggjast á skal leggjast á veiðiloyvið hetta her eisini nú fer mann til at leggja á at um ein reiðari ynskir at flyta at flyta nøktir tilonnur skip sum vanlugvís er skilagott so at mann fep erftir rakstur í dag men tað bleiv staðiliga sagt tað skal eitt veiðiloyvi til fyri at fáa hendur á hvísar nøgdirnar eitt veiðuloyvi skal til tað skal flytast ein ávís kvota og eit ávíst skip soleiðis at tað tryggjar at manningarnir altíð í tryggjaraarbeiði tað var tann størsta næststørsta broytingin eitt var uppsølan bleiv avtikin men hetta var tann næststørsta at tað skuldi veiðiloyvi skuldi koma á skipið aftur og har skulu kvoturnar leggjast nú leggur mann sær aftur upp til at tað skal vera møguligt ati flyta runt í hesum kvotunum til til tey skipini tey nýggju skipini sumi sum møguligu nýggju eigararnir fáa men samanumtikið vil eg siga at hetta her er hetta er einki nýtt undir sólini hetta er tað sama sum sum hevur verið í gongd síðan lógin blilv samtykt mann roynir at rudda upp í lógini tásmann kann mann roynir at avgreiða ta síðsti mann kann kalla tað molarnir sum eru eftir soleiðis at eg veit kkiu man kann siga tey sum halda seg veri forsømd tey sum kanska eru dóttirin er ímillum serliga útróðrarflotan kannmann siga at tey ikki skulu fáa møguleikan ati at vísa seg burðardygg altso at vísa at tey eisini kunna prógva sítt virði vinnunevndin hevur havt øgiliga nógv fólk inni til øgiliga nógv halsar broytingar í fiskivinnulógávurnar eg minni ikki hvussu nógvar loyglógarbroytingar vóru men tað eru fleiri hundrað sum eg høgni hoydal plagar at føra at stadastikk við tí men tað eru øgiliga nógvar lógarbroytingar gjørdar innan fyri tvey til trý ár heilt heilt óalmindiliga nógvar men har millum annað hava okur eisini havt umboð fyri útrópparmenninar inni har hava teir víst á ein øgiligani uttan at vita tað eitt øgiliga gott system hvussu mann kann fiska makrel sjálvt burðardygt brúka lítla orku lítla dálking fullkomiligani góðan og fískan makrel men tíverri havi tað ikki hant loyvi til at vísa seg vísa sítt virði innanfyri og teimum so tað heldur tað upp ímóti at nú velur so sitandi landsstýrismaður upp á nakrar fáar mánaðir har sum samgongan sigur upp til fimm ár sigur hann tríggjar mánaðir ta e tað er sum tað er tað er veruleikin anndstoðan kann tíverri kkera naka vit harra formaður so leingi sum tað er ein meirilut fyri tí men okur vóna at at landsstýrismaðurin fer eisini at hyggja eftir tingunum og fer at prøva at tað sindrið av tí sum er eftir av hesi setuni ati roynir at hyggja eftir tí eg veit ikki man kan kalla mann kann kalla tað fyri órættirvísi men tað er tað er sjálvandi órættvíst halda tey sum ikki fáa og og kanska rættvíst fyri tey sum fáa menn at ber tað til at gera okkurt soleiðis at atat mann eisini prøvar eittl annað nýtt eisini tað hevði verið hug tað hevði verið tað hevði verið spennandi og eisini taev eisini tæntnýggja landsstýrismanninum at at prøva t hugsa um um ikki annað og kanska víst á men tað er eingin ivi um at her lógaruppskotið skal eisini fáa eina fína viðgerð í vinnunevndini okur faktiskt eru eru eg síggi fram til at fáa nøkur hasin partarnunum inn á at at greiða t meta um hetta uppskotið ikki bara hetta hvat meta tæir um hvat annað kann mann gera nú ta síðsta tíðina sum er eftir av hesum setruni vónandi er okkurt tí okur munna kunna okur sleppa ongantíð burtur frá at tað er tey sum virkur vinnuni og tey sum veruligani hava áræði serliga tey sum veruliga kempa hvønn dag sum oftani hava góð hugskot vita hvussu tey kunna koma víðari í í innanfyri fiskin í føroyum tí tað haldi eg serliga tey hava hava tænt og ikk at ikki at gloyma tað føroyska fólkið sum eigur alt hetta her ríkisdømi sum okur ja
lat tað her í tær takk fyri har formaður takk fyri so er næstur ráðari á skránni
a harra formaður hett ereitt uppskot frá árna skoli landsstýrismannini um at broyta lógina um sjófeingi eg má siga tað at tað var øgiliga ringt hjá einum vanligum føroyingi sum ikki fæst við ikki r partur av politisku skipanini og ikki er partur av fiskivinnuni at fylgja við í hvat er nú galdandi í føroyum á hesum økinum vit siga at vit eru ein fiskivinnutjóð og sjálvandi er tað øgiliga umráðandi at vit hava greiðar reglur á økinum meg má siga tað at tað er øgiliga ringt at fylgja við altso í farnu farna valskeiði tá var eg ikki tá varð arbeiddi sum journalistur eg royndi tá ið taðn nýggja sjófeingisloyvi kom og setaho væl í eina las hana væl ígjøgnum men áðrenn varð samtykt so varð ein totalt broytt og so kemur nýtt og mann roynir at seta sen í tað og síggir tað triðja ella enda so føld manna nú biginna mannat issa tráðin og so kemur nýtt val og eg bleiv sjálvur landsstýrismaður og tá hevur mann líkasum nokk við sínir egnu málsøkir og alt bleiv koppa høvdið nú nakað heilt nýtt og síðani evir eitt ótal av av av lógarbroytingum komin og ja eg spyrji bara altso hvuhvussu kann ein vanligur føroyingur vita hvat altso hvhvussu er s hvussu er so viðurskiftin skipaði í føryom eftir hondini tí at tað er øgiliga ringt at fylgja við hvat hvat hvat er galdandi men hetta er so aftur ein ein eini lógarbroyting sum nokk er neyðugt at gera og tað eru tvær tillagingar í í hesum uppskotunum og onnur er tað at í samband við kvotur og uppvoðsgeva fiski til vinnuligar royndir og verkætlan verða lagdar um til egnar orskvotur og og og tí tí sambandi sum om má gera nakrar nágreiningar um hvat hvussu nøgnar skulu roknast og so framvegis og hin tillagingin hon snýr seg um at tá tá ein eigari á fiskifari sum evur fingið skifti hetta fiskifarið út altso hvussu so skal tað í ávísum fori bar til at flyta ískotskvotuna á ta nýggja fiskifarið tað tað ljóðar som púra natúrligt at var at mann skal kunna skifta skipið út uttan at missa tey rættindini har so eg haldi at tað her er so málið sum hetta her málið hjá sjálvum r er einkult men eg sæð við tí stóra stóru heildini so haldi eg at at tað er øgiliga ringt at fylgja við hvat hvat er galdandi nú eri eg ikki ikki framsøgmaður í hesum her vanliga tí nú var tað tann sum er framsøgmaður burturstaddur og tann sum skuldi taka málið fekk forfall men so stendu mnn knappliskt klat viðgera hetta málið og eg má bara viðganga aftu at at at akkurát hetta øki sum eitur fiskivinnan altso fiskivinnulóggávun hon er ikki neymat at finna runt í tí at tú verður broytt alla tíðina men hetta er nokk nakað sum er neyðugt at gera og og og sjálvandi fara vit fyri sambansflokkuin at geva tí eina góða

oydal fær ein viðmerking gersuvælharra formaður á ein hátt haldi eg var varrættiliga ærligt hjá hjá helga abramsen hann er sjálvsitur í landsstýrið meðan alt hetta er farið fram og er nú tingmaður aftur og hann sigur hann veit yvirhøvur ikki hvat málið snýr seg um hóast mannhev situr landssýrinum viðgjørt hesar her óteljandi broytingarnar og hasa totalu ja eg havi kallað tað ráðni í fiskivinni sum er farin fram men o so kemur ann kortini tann niðurstøðan sigur hetta er helst neyðugt at gera so nevnan ein part hetta við at sjálvandi vil t tú skiftja sskipi sum fylgja fylgja fiskijrættini við tð er tað er stertitat málið snýr seg um hví er tað neyðugt at gera hesa broytingina sum sigur at tað sum í lógini eitur kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir skulu kunna gerast varandi kvotur aftaná fýra mánaðir hví er tað neyðugt kundi helgi akrababssen ein
kanna frá tí
harra formaður nú sigur høgna hoydal hatta var á ein hátt ærligt men eg haldi ikki at hann var so krúvlia ærligur tí at hann nevnir bara tað sum eg segði um sum hent hesum vælskeiðnum eg byrjaði viðat nevna tað sum hendi undanfarna vælskeiðið tað var ikki minni fløkt enn hettar og og og tað bleiv broytt enná fleiri ferð áðrenn tað bleiv samtykt og tá tá ar tað ræðuliga skjótt at missa tráðin og eg segði nú heldur ikki at eg ikki at álitsvikua var hent tað var ikki tað eg segði segði tað tei mum landssýrismaður sum mag nokk vissu nøgd um mál og og tá ið tað kemur til allar hesa smálutirnar tá tá tá er tað tá henda broytingarnar so nógvar hendar at ringt hja at fylgja við og tá er tað eg sigði tað at tá ið mann ikki arbeiðir fiskivinnun sjálvur og ikki eg arbeiði við hesum her dagliga so er tað ringt at fylgja við og tað ar sum ikki verri hjá einum vanligum føroyingi at fylgja við hvat er hent so eg haldi at tann stóra fløkjan hon byrjaði faktisk við høgna hoydal men og og hetta her landsstýrið hevur so tikið yvir víðari og eg haldi at at vit eiga at gera lóggávurnar so greiðar at vanlig
lalkar møguleika at fylgja hannum o tað tað er nú ikki heint takk fyriakkfyri næsti røðari er høgni hoydal
vælharra formaður tað er roynd at vera við tungum huga at eg afturtaki orðið um lógina um sjófeingið undanfarni røðari og røðarar harundir eisini framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinum haldi eg eisini vísti tað sama lyndið at fólk hava givið upp hetta er so langt úthitras fer fram at fólk hava bara givið upp tað sæst eisini á hoyringsførunum og eisini nýggi landstýrismaðurin sum eg annars haldi nógv av hevur eisini givið upp og koyri bara víðari í tí sama

tí sama fullkomiliga órættar trygga vitloysn sum fara fram í føroyskari fiskivinnu undir hesi samgongu og eg skal greiða frá hví harra formaður við støði í hesum uppskotinum sum ornaskolin hehvur lagt fram og eg kann siga tað við lísindasøgu at fýra nætur fyri jól fýra nætur fyri jól í tvey túsun og nítjan tá kom hendan samgongan niðan og samtykti og fekk samtykt yvir hálsu herðar ati fólksins ogn

í føroyskum sjógvi og tað sum vit hava býtt okkum um til sum vorðharra skapar hvørt einasta ár tað skuldu nú gerast privata ognin hjá fimm kanska seks fyritøkum í stóran mun hava fleiri av teimum útlendskan ognarlut og tey skuldu eiga hetta forevvur mann sigur tólv ár um tað skal rulla víðari tey kunnu keypa og selja tað sum teir vilja teirra arvingar kunnu arva tað og eg skilji væl at fólk siga at næstan havar givið upp tí hetta er so stór hetta eru so stór virðir at mann næstan ikki fata tað tað sum hendi bara fýra nætur fyri jól tvey túsun og nítjan tað var tað at hesi stóru reiðaríini sum eg mangan hava samanborið við at ikki teirra skyld tey eru dugnalig fólk men politiska skipanin við fólkaflokkinum á odda hava viðgjørt tey sum gas altso tær gassnar sum vann úti á heimi tvingsins fóðrar fyri at fáa livunar stórar fyri at fáa tað sum mann kallaði poega soleiðis viðgerði mann tey stóru reiðaríini í føroyum tey fáa at slappa so nógv niðir í sær sum tey ikki sjálv klárað at virka hetta skuldi blíva privat ogn ti a tað gjørdi mann bara tann dagin mann samtykti hettar tá fingu tey stóru reiðaríini ein skattalætta árliga upp á tvey hundrað milliónir upá tvey hundrað milliónir

tann dagin mann samtykti tað samstundis fingu reiðaríini nýggj rættindir sum tey ikki áttu áðrenn fyri aitt virði upp á minsta lagi fimm hundrað milliónir árliga tað vóru selði a tey í barrnarshavinum plussina við teimum stóru uppsjóvareiðaríðunum bara soleiðis á ein dag og síðani segði mann hetta skuldi tit eiga foreðvur og ein landsstýrismaður altso eitt fólk sum eitt løgmaðurshevur ví alt nú er tað orna skóli tað kundi verið eg tað kundi vera jógvan lakjuni tað kundi verið mamma mín skal aheimildina til at siga tú fært tú fært ikki uttan nakra sum helst kriteriu og hesi virðini bara lágsett og eg endutaki te tí eg fari ikkiú eg fari iki at geva upp hesi virðini man býtt út tann dagin hava eitt virði yvir tey tólv árunn tit hava givið teimu teimum loyvi til upp á minsta lagi bara við bara við tí ga lægru avreiðingarprísinim sum var í tvey túsund og nítjan hava eitt virði upp á seksogtretivu milliardir krónur altso hetta svarar til at vist tað var ein svenskur ráðharri sum býtti eitt virðið út til privat r fyritøkur av somu stødd í mun til teirra búskap so hevði ein svenskur ráðharri frá tí svenska ríkisdegnum fingið heimild til at býta virðir út ja siður og skrivar fyri tvey túsund milliardir svenskar krónur halda ter svenskarar nakrantíð høvdu góðtikið tað halda tit halda tið nakar faramentarikari í einum framkomnum landi hevði góðtikið tað men vit hava í hesum hesum maknspælinum góðtikið tað aeratað er tað er so burtur úr vónini og viti at mann hevur ikki orð fyri tí so var ein lítil flís eftir taðvar tað einasta mann varðveitti frá frá skipanini undanfarnu samgonghi men hevði hevði nakað sum var menningarkvotur tað vóru verkætlanir sum fólk kundu søkja um sum høvdu eina ávísa verkætlan il at skapa viðursøking í einum ávísum staði í landinum tað kundu ikki seljast

har varðveitt ein a lítið sindur av tí av teimum nøgdunum men gav so upp til landsstýrismannin at nú skuldi hann velja hvør fekk tað so knaplia kom hann kuldi hava ískoytiskvotur og ítøsiltu skipakeypt tað knappliga broytti mann mitt í øllum og vit vita hvat ð e hent at tað bleiv so gjørt nøkur tilmælir um hvø hvørjar vóru góðar verkæain vórðu søktar um og yviskivið at øll sum hava søgt hava havt góðar ætlanir men landstýrismaðurin broytti tey og segði nei tú skalt hava í staðin og vit vita væl hvat hendi vit vita at tað var ein rossahandil vit vita at hava trýst á frá samgongutingfólki vit vita at at orsøkin til hetta uppskotið harra landsstýrismaður og harra formaður tað er ein rossahandilsumvarð gjørdur í jóandal tá i johandal hevði meldað seg út úr samgonguni orsakað av samrøðumálunum fyri at fáa hann at taka undir við fíggjarlógini so skuldi hann fáa hetta her við at hesar kvoturnar serliga tær til ítøkiligt skipakeyp tær skuldu beinanvegin

hvørki einki nakað sum mest annað og enntá eg má so frekur og so groður eg fari atspyrja landstýrsmannin um tað at aftaná tógvistrí hevur tað eydnast løgtingsformannin at finna e eina kanningarstjóra sum eg nú kiordlga havi hoyrt um fyrr til at kanna hetta málið taðhurtað ev han akrát gjørt til at kanna um alt for rætt fram í hesum her nei nei nei nei nei nú kemur landstýrið niðan viðeinu uppskoti so skal siga tað at at áðrennmann ev kanna tað liðugt skal hetta sum mann skal kanna gerast til varandi kvotur so langt eru vit komin út í tí føroyska samfelagnum og eg fariat loyva mær at sigsiitera kara p harra formaður til øll løgtingsfólk fyri sovuð til øll sum ætla at liva sog liva og skapa sær sog lív í sínum deiliga samfelagnum hann sigur í í í ein avsnum yrkingum tín leiðari gjørt linir tá tín samvitska fær magt og tað vildi ynskt vit vit øll hugsaðu um tí øll kasta ábyrdna frá sær vit hoyrdu helga abramssen ja havi men eingi skili hvat hendir og suvíðari jú tað sum er hent er eitt ráðn náljósum degi har ið mann hevur givið tað sum okkara ættarligu undan okkum hava strýðst okkum sum er felags ognin hjá øllum føroyingum nú og komandi ikki nakar sum nakrar einstaklangar skapar nakar nakarð sum vórðu harraskapar tað eur mann givið til privata ogn hjá fimm seks reiðaríum og tað sum úrslitið verður av hesum og eg skilji sera væl teir smáur sum eru komnir inn at teir eisini vilja hava somu treytúsund teir stóru tað er fullkoiliga væl skilligt men tað einasta um hetta ger tahat ta varð samtykt tað er at tá kann tann sum hevur fingið hesar her flísarnar sum eftir vóru og nógv fólk hava lagt nógv fyri og gera fínt arbeiði utan iva eisin tey sum hava fingið nú konu tey t selja tað í morgin

tey hava fingið fíggingti sína verkætlan tað er eingin trupulleiki at halda lógina og at siga tá y i bíðað fimm ár vita hvus tað gongur hví skal mann so gera tað nú ja tað er bara tí at tá fær tað eitt størri virði sjálvandi yvir fyri fíggjarunum men teir eru longur fíggjaðir og tí at mann sal kunna selja tað víðari tað er einasta orsøk og vit vita at tað fer a henda vit vita at summir hanga í og g og tað rtað r nøkar heilt fá sum hanga í enn sum royna og royna og royna og ikki er upp hjá teimum stóru men tað verður ótrúliga trupult kemur an kemur tað niðurgongd og ek sk at koma aftur til tað í í hesum lógar hvussu hvussu fløkk tað er at mann setti nakar kvotur at tá ið tá ið silda og makrel og svartatakvonur oman fyrei at vwist so kann mann geva meira út tilvinnulga verkætlanin fari tað niður undir so missir mán tað tey kunu ast issa tær summar av teimum votuni sum kinnar út ví hesum lógar upskotinum har fara tey at missa hattað við kvoturnar minka og hvat gera tey so nú knapptitað rundarlagið broytt tey mugu selja til teir somu stóru sum hava fingið alt til hesar gassirnar sum hann roynt tar kroyst og orsaka tað ljóðar s niðursetan ímóti teimum taðe iki taði eg meina men sum sum politikararnir viðgera sum hesar gassirnar sum skuldu hava meira enn tær kunnu eta tað er púra púra púra burturvið fiskivinnupolitikkurin í føroyum er púra púra púra burtur úr vón og v viti altso bara tað halda tað at ein ministari sum er ein tænari hjá fólkinum sum ikki er fólkavaldur nýtist ikk at vera tað sum bara er ein persónur sum løgmaður eru upheikar sum sigur tað kundi veriðmamma mín í morgin og og systir míni ova morgin tú skalt tey hava valdð til at siga hey hevy tú fært tú fært virðin hjá øllum føroyingum at býta út hvat er tað fyri nakað her er eingi kriteriur tað er bara vald hetta er bara vald og vit vita hvussutær valdið fungerar tar verðar sterkari og sterkari tað sum verður givið út her nú og og hetta hetta málið snýr seg bara um nakrar heilt lítlar aktørar sum tíbetur onkursvegna hava finið ein møguleika men hetta uppskotiðfer bara at gera tað atað ver lættar há teimat selja til teir stóru so át teir stóru aftir sum teir mugu gera fáa sínar pengar at kasta av sær teir mugu seta pengar í ella aðrar vinnnu teir fáa ikki pengar ú við at halda bankanar í dag ella keypa húsini upp fastognirnar hetta tað sum gongur fyri seg í føroyum í dag og fólk hava givið upp so galið er tað tá tú tosar fólkuma nei eg tími ikit hora ímeta meir og eg skilji tað væl men vit mugu ikki geva upp eg ætli mær akki geva upp tjóðveldi fær ikkiat geva upp í hesum her og eg vóni helsur at løgtinsfólk fara at geva upp í at viðgera tað sum gongur fyri seg eil landinum hetta er teir størsta ráðnir tað ein einki dømi um slíkt í okkara í okkara parti av heiminum vsuvit brúka tað hugtakið nakrantíð kanska í íslandi tá mann tá mann gav bankarnar út til til vinir og kenningar í í teimum politisku flokkunum og síðan kvoturnar men hetta er uppavu størri ímun tilokkara búskap nógv nógv størri hetta er seksogtretivu milliardir krónur yvir tólv ár sum teg geva út og sum geva up fyri skutin so heldur heldur enn at geva alt upp fyri skuthil til hetta hetta valdspælið sum er farið fram so mugu vit ikki geva upp vit mugu fáa okkara samvitsku og okkara hugsan um at hetta samfelagið er fyri

og keypa altressina upp tað er tað sum er endamál í uppskotinum og hví siga tey ikki tað og hvís siga taðikki eftir úrslitavum rossahandli við jóhandal siga tað bara sum tað er fólkaflokkurin slapin at geva sýnum vinum og skenningum alt so skuli jóhandal hava n lítlar tíðsburturav fyri at stemma fyri fyri at stemma fyri fíggjarlógini tað er tað hetta málið snýr seg um harraformaður og tað vónað e at vinnunevndin fer at viðgera tá ið hon feri at taka fólk inntil hetahar men eg síggi eisini hoyringsvarinum sjálvt næstan næstan megin fyrlútróðarmáln

nei nei nú hevur mann býttð alt út nú er málið liðugt fantastiskt fantastiskt fýra nætur fyri jól og síðani hevur mann gjørt harra formaður síðani hesa fýra datirnar fyri jól hevur ann gjørt
nýggjur nýggjur lógarpakkar í broytingum sum eru svarað til við teimum broytisborði teimum pakkunum til eina broyting í lóggávuni annan hvønn dag og eingin veit hvønnur upp og niður takk fyri mær
rutvngtakk fyri ja hettar uppskotið er jú eitti ein gott prógv uppá hvussu ein skipan virkar við politiskari útlutan tí har mugu øll hava sín part í politisku skipanini fyrst og fremst og skalt tú sum borgari hava atgongd til fiskirættindi so er tey betingað av at tú hevur sterkar atgentar í politisku skipanini spurningurin er hvat hetta ger upp á sigt ikki bara fyri vinnuna men fyri okkara samfelag tí her er eingin prinsippir hevur einki rættvísa tað sum tað kemur anna uppá tað er hvønn tú kennir hvørju samband tú hevur og hvønn tú ert í familju við og í løtuni sær tað út sum um at hetta er tað sum føroya fólk hevur valt men tað nokti eg at trúgva uppá og tá mann snakkar um tryggar rammur so er tað tað ótryggasta

høgnahoydalso púra samdur men eg en men eg eri samdur ruttvang í tí nei føroya fólkhev i ikki valt hatta her tað er als ikki soleiðis føroya fólk valdu flokkar sum pástóðu atir t fóra at fáa skattalættar og og og og og skattalætan samhalds fast og su víðari tey vd tey valdu ikki hettar her tað trúgvi ikki upá tey valdu kanska ta at mann hevðium mann hevði pástaði tað tað sum var framanuntan var so ræðuligt og nú skuldi mann fáa tryggar karmar hat mann annars pakkaði alt ætt inn í føroya fólk hevur ikki valt at fimm seks fyritøkur skuldu eiga allan fiskinum í føroyum og við enda við stórum útlendskum áhugamálum til føroya fólk ikki valt men tað er soleiðis okkara politiska skipan fungerar tí at vit sum løgtingsfólk ikki lata t vang rætt í ikki lata okkara egnu samvitsku og okkara egnu virðir taka avgerðirnar tað er onnur viðurskiftissum sum má bara kasta ábyrgdina frá sær tað er tað sum gera s so stíðt kann henda og tað tað mtað má steðga hetta er eg vat kalla fyri lóggevnaðar koriptión tí at hetta er løgtingið sum samtykki tað men løgtingið hevur heldur ikki ev í landsstýrismonninum tær heimildir sum mann pástendur han hegu fingið altso hugsað tykkum bara í eini kommunustýri í føroyum ein borgarstjórur kann ikki bara siga tú fært grundstykki tú fært ikki tað mást sjávandi bjóðast út sá atat borgarar kunnau verða vera við í tí men ikki fiskivinnuni hetta er einki við vinnulív at gera etta er einki við kapping at gera hetta er ja sum í putunsa russlandi og kanska verri unn tað í í summum førum
burturar frá krígshandlingunum eg haldi atfar at biðja røðaran at banda sær eitt sindur um borðini
so er tað við jakob mikkelsen harra formaður í gjár var ein fagnaður dagur stór mannfjøl tók ímóti flottasta og nýggjasta skipinum í føroyum sum sum gevur mót og sum gevur á og sum gevur okkum mót um at vit hava eina framtíð og so hoyra høgtum heita her ein forferdiligur mun og høvdin heita sigur ting sum slekkipassar hann fortelur viðhvørt ting sum slekkipassar og viðhvørt bara ein part av sannleikanum høvdin heita sigur at hetta samgongan hevur útlutað seksogtretivu milliardir í tólv ár høvdin heita gloymir at fortelja føroyar fólki og tinginum at hann og undanfarna samgonga lutaði út til somu fráðiríðir í átta ár og hesin talan er seksogtretivu milliardir sum teir hava fingið so hevur høvdin heitari undanfarna samgonga játta fýraogtjúgu milliardir tá ið sær tær fyrstu fýraogtjúgu milliardirnar eru

høgt høgt av har fór mær sjálvandi veit eg hvat er mikro sín betur hann er hann er partur av hesum her vindaligu ósamnini sum verða koyrdir við fólk fyri at fáa hetta ígjøgnum fyri tað fyrsta vit fekk tann sjálvandi koma nýggj skip tá ið tey komu kortini tí at inntøkurnar og avkastini hjá hasum reiðiríini eru so mikið stór at tey størstu reiðiríini kunnu keypt sær sjey skip kontant við teimum inntøkum tey hava havt síðst tíggju árini tað er veruleikin og eg gleðist at eisini eg var í vestmannin tók ímóti nýggja vestmanningi tað var so eitt brúkt skip eisini fantastiskt nakað sum viðskapar tú men tað er ikki grundarlag fyri at mann hevur ein korupptari skipan tað er ikki ein grundgeving fyri ein korupptari skipan tað hevði komið kortini og viðursøkin hevði kanska verið upphæddir meira viðst tú hevði havt eina skipan sum var kapping í og annars er at siga um tað so tað lygdina sum javad mikkelsen fór fram ferðaftur ferð hann skal vera at lesa svar sum undanfarnastumaðurin gav mær tá eg spurdi hvat hevði støðan verið við sítt gamla ella tann lógin vit samtíð vóru gildið so hevði meir enn helvtin av makrelunum meir enn helvtin av sildini og eitt sindur undir helvtin av svartsaftinum í dag ikki verið givin til tey somu tey hvussu verða ein kapping um tey tað er at svara svart upp á hvítt so eg pyrt at ikki siga tað
bara lesa hvat tænastari egnan partamaður sigur ja eg haldi ikki at mann skal brúka orðið lygn tað sum verður sagt á løgtingi so er tað
ingolfólhoin olsen gersvælja takk fyri ø eg hugsaði at spyrja sformannin høgna hoydal um hetta her amboðið vinnuliga royndir og og hvat tað annars eitur altso hvat hvat er er blivið til nú tí atupprunaliga tað liggur eisni orðunum var hetta her eitt amboð at vita um nøkur ting kundu bera til og so tá ið mann hevði havt roynt tað í eina tíð so konn mann so taka støðu til um tað kundi blíva tlakkað varandi men sum eg síggi tað nú eg havi verið ett idur av síðulinuni í eina tíð men sum eg síggi at hetta her amboðið er blivið so er tað bara blivið tann annar máti at útluta varandi loyvir uppá hevur mann so yvirhøvur nakað annað amboð til at t til at gera royndir sum eru aktaðar til royndir í
okkara fisk vildi skipa takk fyri
nei tað sum tá varðu eftir ta rtað mann kalla fyri fyri fyri fyri fiskivinnuroyndir ha sum mann hevur sett á einum tapulju av til av og á sum er sum er eitt ár í senn men eg skilji ótrúliga væl sum royna at koma inn já hasar smáu flísarnar at tær eisini royna at fáa somu tvey túsund tey stóru tað tað er eg fullkomin væl skilligt men tað er bara ein lóggáva sum samtykti sum a olse sigur verður brúkt til tað øvuta mann segði ókey tað er so ein pulja eftir til nakar sum eitu vinnuligar royndir og verkætlanir tær skuldu vara jú um fimm ár og mann skal meta um tæir tá ið fimm ár er farin og so annars hvørt ár og suvíðari men tað broytir mann bara nú ni til at siga nei nei nei tað er bara varandi loyvir hóast mann iki ein gongu hevur fingið almenn fram hvussu hesir loyvinir vórðu givin tað iki a gonguskipið alment innlit í tað ein kanningarstjóru akkurát settir vr ikinær hannvera lidnir og eg vili helgja vat han kemur fram til tað hevur drigið út ei hálvt ár at fáa st at fáa setthan og nú skal mann kortini kroyssa t gjøgnum hví skal mann gera tað ja tað er bara tí at hð evur onkra handil í samgonguni tí tað er eingin grund til tað hesir reiðaríinir kunnu koyra víðari t tey hava fingið fígging tað kann bara vera tú um vit má kanska vid hava eina betri fígging ella tí má vit selja tað víðari tað er eingin onnur orsøk til tað tað er eingin onnur sakulig grundgeving og soer taðbara at siga tað var tað tað sum har meiningin ellahevu mann bara aftur nú snýtt føra fólk við at gera lóggávu sum har tað stendur eitt í kapittuliumen mann ger akkurát tð øvuta ella bara broydda dagin eftir tað er har vit tanda

formaður bjarni hammer ja takfyhra formaður eg kann leggja afturat at tað lógu sirka hálvtrýss túsund tons eftir o fiska av av makreli tvey túsun og einogtjúgu men fimtinda desembur tvey túsund og einogtjúgu skrivar samgonguumboðin il vinnunevndini hvussu umráðandi tað er at tey kunnu prógva sína burðardygd og síðan í einum tíðarskeiði upp til fimm ár sum er grundarlag fyri fíggjarliga burðardygnim rakstri tá kunnu leggjast um til varandi rættindi eg veit ikki um tað r tað men nú er kanningarstjórin settur hvat hjá landsstýrismaðurin kemur rennandi niðan í løgtingið tíggjunda mars tvey túsund og tveyogtjúgu altso altso okur snakka um tríggjar mánaðar og og og nakar
takk fyri at formaður ja gskal bara minnast tá ið tað verður endurgivið úr øðrum sum ikki til viðgerðar so skal loyvi biðjast undan frá formaðnm
so erta høgni hoydal ger su væl ja nú kann lanstursmaðurn sjálvandi tosa fyri seg og hann er so nýggjur í hesum her og hann hevur ikki lað ikki verið partur av tí sum fara fram framanundan men men vilseg lesi grundgevingarnar altso viðmerkingarnartil lógaruppskotið so eru tær so undarligar at eg næstan ikki hava hava lisiðnakar lýnani mann roynir at finna onkrar grundgeving fyri hesum her so eg giti bara at tat taðer onkrar avtalu í samgonguni tað kann lanstursmaðrin sjálvur vátta hví hví skal mann koma við hesum hvør er orsøkin til tað hvør tann sakliga orsøkin er nakað átrokandi er nakar trupulleiki nei jú kanska tað at onkur onkur sum hevur ískoytskvotur vil fáa eitt nýtt veiðutól tað er fínasta slag tað kunu eg gott taka undir við men hetta við at umleggja kvotuna hví hví hví kemur tað nú og grundgevigarnar í í lógar upskotinum tær hoyra hoyra ikki einum ramkomnu samfelagi heima tað eru tað eru tað eru uppfunnar grundgevingar fyri einari lógarbroyting sum mann sum mann evr avgjørt við poli
pískum rossahandlum tað er tað so er tað næsti røðari sum fær orðið og tað er bill justinussen
aftan á tíggju ár við øktum tilfeingi uppsjóvartilfeingi aftan á politiska telving millum politiskar flokkar eru vit komin har til nú at uppsjóvartilfeingi er meir ella minni komi í eina fasta legu úti hjá vinnuni og vit eru komin í somu legu sum sum heimaflotan hevur verið í líka síðani øll fiskiloyvini vóru lutað út og tað ikki hevur verið møguligt at fingið nýggj fiskiloyvir á á heimaleiðinum tað hevur verið ein tilgongd hvar mann hevur strýst um hvat er rætt at gera við uppsjóvartilfeingi tí at tað bleiv so nógv størri og nógvar meiningar tankar hav veri undanfarna samgonga ynskti at landið fyrst og fremst skuldi vinda nógv meiri pengar burtur úr uppsjóvartilfeinginum við kassa eitt og tí setti mann í gongd eina uppboðssølu mann økti um tilfeingisgjøldini soleiðis at tað komu fleiri pengar inn í landskassan við kassa eitt av tí økta uppsjóvartilfeinginum mann hevði eisini nakrar meiningar um at tað var ein betri máti at ein rættvísari máti at luta rættindi út hendan samgongan er av tí uppfatan at tað er ikki rætt at avrokna við kassa eitt fyrst og fremst men at tað er vinnan sum ígjøgnum vinnulív og vøkstur skapar tær inntøkurnar sum samfelagið annars alt skal fáa burturúr ígjøgnum fleiri arbeiðspláss ígjøgnum øktan útflutning ígjøgnum betri vinnutól ígjøgnum at sleppa at gera íløgur í framgngd ííløgur í vøkstur var tað so at mann tók milliardir inn frá uppsjóvarvinnuni við kassa eitt og útbygdi tann almenna sektorin í staðin fyri so hevði vinnulívið havt tað minni at gjørt íløgur fyri og so hevði vøksturin í vinnuni verið minni so atu skattainntøkurnar verið minni so atu arbeiðsplássini verið færri og tað hevði so rakt skattað landsins inntøkur tann vegin tí eg trúgvi at tann betri mátin er at hava samfelagsmenning við at lata vinnuna og fólki skapa virðini ígjøgnum at mann ikki skattar for hart at mann ikki tekur for nógvar pengar inn við kassa eitt men at pengarnir fáa møguleikar til at vera úti hjá so nógvum sum gjørligt fyri at skapa vøkstur arbeiðspláss og virðir hetta her er so kunnu vit siga at tann tann síðsta loyvdin sum verður løgd um til varandi loyvir og alt annað líka so eru egnar árskvotur serliga tá i mann tosar um uppsjórarfisk tann besta skipanin tí at tá kunnu reiðaríini sjálvi disponera yvir nær tey fiska og tey kunnu sleppa frá at kappast við onnur um olympisk fiskarí sum gongur útir yvir umhvørvi millum annað og tað er umhvørvisliga og fíggjarliga er tað tann tann besti mátin høgni hoydal segði at føroya fólk hevur ikki valt hendan politikkin og tað er jú beinleiðis ósagt tí at fiskivinnupolitikkurin var høvuðsevni til seinasta val tann førdi fiskivinnupolitikkurin hjá undanfarnu samgongu hon fekk høvi til at vísa hvønn fiskivinnupolitikk hon hevði í móti tí fiskivinnupolitikkinum sum hesir tríggir samgonguflokkarnir søgdu seg at fara at føra og hesir tríggir samgonguflokkarnir fólkaflokkurin fekk átta samband við sjey og miðflokkurin tveir søgdu allir við einmunn at vit skulu avtaka uppboðssøluna og vit skuldu fáa betri og tryggari karmar rundan um fiskivinnuna og tað valdu føroya fólk og tí er ta beinleiðis ósatt at siga at føroya fólk ikki hevur valt hendan fiskivinnupolitikkin eg tók undir við

menningarkvotum hjá undanfarnu samgongu tí eg sá fyri mær at tað fór at fara ein ávís menning fram ígjøgnum tær menningarkvotur sum vórðu latnar tað hevur eingin menning fari tað er eingin menning farin fram ígjøgnum tær menningarkvoturnar har má eg siga har tók eg feil altso veruleikin var tann at tað bleiv tað blivu nøkur nýggj reiðaríir men tey gera tað sama sum undanfarni reiðaríir tað er eingin tað er eingin nýggj vørakomin á marknaðin tað er eingin nýggjur máti av fiskauppákomin á marknaðin tað er eingin eingin virðisvøkstur sum so komin á marknaðin ígjøgnum tað sum er hent veruleikin er tann at tey sum hava staðið fyri tí mesta virðisvøkstrinum ta eru tey gomlu reyaríini millum annað kristian í sum framleiðir umborð og sum hevur ein veldligan virðisvøkstur av til dømis sild so tí haldi eg at tað til sigur at tann kósin og tær avgerirnar sum tá vórðu tiknar hava ikki prógvað at verið verið rættar vit kunnu bara vit kunnu bara lesa søguna og hyggja atir hvussu hettað hevur útviklasi og tí haldi eg ikki at vit kunnu blíva við at halda fast í at hava hava kvotur til menning leysar tí tað skapar øgiligt órógv í fiskivinnuni tað skapar øgiligt órógv í politisku skipanini nú eru allar kvotur úti og tær eru umsetiligar tað vil siga at tað ber til at kvoturskifta hendir akkurát á sama hátt sum í í

og tað er sum so eitt slag av uppboðssølu hvar ið tað er meira enn ein útbjóðarar tað er nógvir útbjóðarar og tað eru nógvir innbjóðarar man kann brúka tað orðu øer so alt læst fast annars nei tað er tað ikki landsstýrið hevur framvegis fult mandat til at til at forhandla kvotur viðskifta um kvotur við við onnur lond til dømis landsstýrið kann framvegis velja at siga at vit tryggja heimaflotanum betri rættindir gjøgnum at skifta um uppsjóvarkvotur við til dømis tosk tosk í barenshavinum ella hvat tað skal vera so tann opsjónin er alla tíðina til staðar tað kemur bara anna upp á hvussu møguleikar eru fyri at onnur lond ynskja at luttaka í í slíkum umbýti og tí er tann møguleikin framvegis nokk so livandi og tað hevur hann so altíð verið at tað ber til at skifta um kvotur og og atgongd

nú er bæði heimaflotin og uppsjóvarflotin komin í tað leguna at øll loyvir eru lutaði út øll rættindi eru givin og tey eru trygg tað vil siga at vinnan kann disponera á einum tryggum grundarlag uttan uttan at rokna við at næsta ár so verður alt so verður alt broytt broytt og alt verður gjørt av nýggjum sjálvandi vit vita ikki politiskt hvat ið ein ein ein møgulig onnur samgonga fer at gera og hvat hon kann gera men eg haldi í hvussu so er at tað eksperimentið sum eg sjálvur tók undir við frá tvey túsund og fimtan til til nítjan eg haldi ikki at tað prógvaði nakra menning og framgongd soleiðinar sum eg hevði vónað tí at mann hevur ikki sæð nakra menning av til dømis vørum men eg ikki sæð nakra menning í máta av fiska uppá ug e ikki sæð nakra menning í nakrai nýmenning av nøkrum slag innovatión av nøkrum slag innan fyri uppsjóvar vinnuna tað eru skip komin inn sum gera tað sama sum tey skipini sum vóru frammanundan gera og og tað er tað og tí haldi eg at tað eksperimentið er lutvíst miseydnað og vit skulu ikki blíva við at fyrigipla okkum at tað er har ið tað kom hendar broytingar hinvegin er tað onkur sum hevur hugskot at menna vørur á landi so er tann møguleikin altíð til staðar tað ber altíð til at keypa fisk frá teimum sum fiska makrel sild og uppsjóvar fisk og víðari virka tær vørurnar á landi tann møguleikin er altíð til staðar og tí fer hvørvir ikki allir allir menningarmøguleikir fyri tað um kvoturnar eru lagdar á fasta legum
takk fyri frúforkvinna ja takk eg
havar nakrar viðmerkingar ruttvang ger sovæl takk fyri ja tað var hetta her diskussiónin um mann skal betala við kassa eitt ella um mann skal betala við ja eg veit ikki hvønn kassan vit mugu minnast til at tað er avmarkað atgongd til fiskirættindi í føroyum tað eru bara nøkur heilt fá sum sleppa framat í mun til hvussu nógv ynskja sær at sleppa framat atgongdin hevur stór virði stórt virði sjálvt lutfalsliga smá loyvir hava virðið upp á hundraðtals milliónir og tað er nógv størri virðir í partar í pørtum av fiskivinnuni enn tað er samhett við aðrar vinnur upp á tann mátan at tú fært nógv meira burturúr í mun til tær íløgur tú gevur tí hevur hetta virðið nógv størri virði og tað eigur at kosta nakað tí tað er

takk biljustinusen ger sovælja altso tann útlutanin er liðug nú tað er ein øgiliga stórur partur av okkara flota hevur ikki fingið útlutað virðir fyri einki men hevur goldið fyri tey virðini fert tú so at trekkja tað burturav sum tað hevu goldið og setir tað upp ímóti tí virðunum sum teirra fyritøku hevur tað tey roknisstykkini settu vit upp millum annað tá ið ið mann tosaði um at at skatta sølu av einari fyritøku tá sá mann tað at tað tað kemur næstan einki burturúr til til landið av tí at so øgiliga nógv av teimum kvotum sum eru úti eru handlaðar á fría marknaðin og tí er tað at altso tann tann møguleikin er onkursvegna farin tað einasta sum er blivið lutað út hesi seinastu árini tað eru menningarkvoturnar sum sum blivu latnar í seinastu undanfarnu samgongu tað er tað er fyrstu ferð í
ókey tíðin fær næsta við
viðmerkja er høgni hoydal ger sovæl ja frú forkvina eg eri so púra ósamdur við biljistinusen í at bara konstatera tær at nú er alt útilutað tað vil siga til ja fyrst og fremst fimm fimm reiðaríir sum so kunnu keypa o selja og keypa teir smáu upp eg sígi ikki meininginar við tí og har koma vikso til kjarnurna í tí við virðisøking jú eg haldi tað hevai veri øilga nógv góðr prosjektir í gongd men tað sum er hent ljostinesen rætt í at at støðan er í løtuni ser a hjá teimum sum hava ræða nógva fiska so verður sjálvandi fokusið á at fáa fiskina upp skjótast gjørligt og eisini við nýggjum nýggjum betri skipum men tað er eingin kapping um at fáa mest møl burturúr hvørjum kilo sjálvt um tað verur gjørt nógv fínt av teimum virkinim sum eru eisini tá kapping ikki eg gera har og tað var tað sum var endamálið við undanfarnu samgonguna fiskivinnunýskipan tað var at fáa kappingina um tann sum fær mest burtur úr hvørjum kilo taðer hann sum skal vinna kappingina tað er sær ikki til ív taðhetta er ikki hetta er ikki ein vinna sum er í kapping hetta er ein vinna sum er stýrd politiskt og mann roynir at fáa tað til heldar sum han havi fingið útlutað og nógv klára eiatgonga at fiska tað sumta
hava tit at hava so nógv
ja takk biljustinussen gersovæl tað takk fyri tað kappingin ætlaði høgni hoydal at skapa við at taka so nógvar pengar frá reiðaríunum som til bar at úthungra tey soleiðis at tey vóru noydd til at tjena meiri pengar tí annars fóru tey á heysu altso tað var líkasum í degin men men tað er ikki eini í dag álvara tos t at at at taka eina hundraðtals milliónir frá uppsjóvarvinnuni tí at so má hon kíta seg meiri fyri at fáa avlop á botnlinjuni altso tað er ikki ein ein rættur motivatiónsfaktor fyri at fáa fáa vinnuna til at skapa virðir men vinnan hevur altíð áhuga í at vinna meir pengar og tað síggja vit serliga hjá teimum stóru reiðaríunum vist vit taka varand vit taka kristiandigótunum til dømis so hava tey gjørt kempiíløgur fyri at fáa meir burtur úr tí tilfeinginum sum tey annars fáa meðan tey smáu reiðaríini hava framvegis ikki møguleikan til at gera tær íløgurnar so menningin fer í veruleikanum fram har sum
pengarnir eru úti í vinnuni ja takk næstur at røða er bjarni kárasum petersen
takk fyri frú forkvina nú ber kjakið eitt sindur bráð av ella nú er kjakið blivið til eitt meira yvirskipað kjak um fiskivinnuna tað haldi eisini er gott og týdningarmikið og eg haldi eisini at hetta her uppskotið er onkursvegna symptomatiskt fyri hvussu okkara fiskivinnuskipan er skrúvað saman í dag tað er nemliga øgiliga torgreitt at skilja hvat ið tað kemur av konkretum avleiðingum tá ið landsstýrismaðurin í fiskivinnumálnum kemur við einum uppskoti gaman í stendur tað í viðmerkingunum til uppskotið hvat ið tað snýr seg um men tað er øgiliga torført sum politikari at vita hvat hetta merkir fyri vinnuna sum heild og fyri teir einstøku aktørarnir sum eru í lat meg byrja beinanvegin við at siga at eg eri ógvuliga forharmaður um hvar ið vit eru endaðu í mun til fiskivinnuna í dag mann gjørdi eina roynd at fáa tilfeingisrentuna inn í undanfarni samgongu við at gera eina uppboðssølu eina uppboðssølu sum e mann má viðurkenna ikki kanska livdi upp til sítt endamál ella riggaði eftir hendsygtirnar men tað var ein ein konkret ítøkilig roynd at fáa tilfeingisrentuna inn og tað er tí at mann er sannførdur um at eitt tilfeingi er nakað sum er serliga tá tað er fiskur í føroyum at tað er fólksins ogn og tað er nakað sum fólkið eigur og tað e nakað sum aktørar kunnu keypa sær rættin til at foretla og og tí skilji eg slett ikki argumentatiónina hjá biljustinussen um at mann ikki skal rinda við kassa eitt tað svarar til at mann segði at at landið hevði eina eina gullminu upp í fjøllunum og ein landsstýrismaður sum ikki demokratiskt valdur peikar ein persón út at grava hetta gullið upp og og grundgevingin her tú pjrøvist ikki at betala fyri eta gullið tí at vit vita at tú fer at skapa nøkrar arbeiðspláss við at fáa nøkra grav hetta gulli upp fjørust betalir fyri gullinum tí vit vita at tað fer at elva til arbeiðspláss sog tú fert sikkurt at keypa eina grannmaskinu og tað kemur í ta búskaparliga renslur so tað er ílagi ta p ferskt betala sjálvandi skal viðkomandi betala fyri gulli og sjálvandi skal mann betala fyri fiskin sum hava fiska sjálvandi og so snakkar mann um at at hesir pengarnir hoyra best heima í vinnuna so havi g hug at spyrja hvørja vinna byggivinnuna reiðaríini ru farin at byggja íbúðr er tað hølisvinnuna reiðaríini eru farin at keypa stórar bankabygningar er tað bakaríin um mann snakkar um er ta miðlarnar hvan meina mann við tá i mann sigur at pengarnir hoyra best heima í vinna tí at ein ófatiliga mng stór mongdav kapitali fer ikki til at skapa inovatión í fiskivinnuni tað fer til allar aðrar branskir her í landinum sum eitt spikulatiónsopgekt og tá ið mann sær tað so hevur mann nokk so trupult við at at at at akseptera hesa argumentatiónina við at pengarnir ella kapitalurin hoyrir best heima í fiskivinnuni tí at tað er ikki har allur peningurin fer tað sama og nú er alt blívið ein sovorðnin væl greytur eg havi ein sovorðn illgruna um at tað er ein hondfull persónar inni í tinginum sum stýra hvat hendir á fiskivinnuøkinum og tað hendir og og og eingin onkursvegna mótsigur tað sum hendir tí at mann ikki veit hvat hendir ella mann hevur ikki interessu í hvat hendir á økinum mann letur tað bara henda mann gevur letur álitið upp í hendurnar av eina hondfulla monnum her á tingi um hvussu fiskivinnan í føroyum skal síggja út og restina av fólkinum og restina av tinginum svíður fyri tað og tað haldi eg er so ómetaliga keðiligt tí mann snakkar ikki um undirliggjandi prinsippir um hvat mann vil skulu vit hava fleiri arbeiðspláss skulu vit virðisøkja skulu vit hava ein minni flota skulu vit hava betri marknaðaratgongd nei tað snýr seg um tonsatal til hetta partafelagið ella hatta og tað er ikki politikkur sjálvandi er tað politikkur tað er taðr ein spurningur um vald men tað er ikki at skapa rammurnar fyri hvussu ein vinnulív skal virka tað er at allokera politiskt tað er politisk útluting og tað er tað sum eg helt at politiska skipanin var samd um at sleppa sær av við tí vit síggja nú hvat fyr ein sopidasur tað er tá ið tað eri tá tað koma umboðnir umbøðnir allastaðni frá um at vit manglað vit hava ikki fingið nokk av makrel og vit hava brúk fyri sær sildina og svartkjafturin burdi komið okkum til góðar og hvat við hesum flotanum hvat við hasum bólkinum tað er blívin politisk útluting og tað hevur elvt til bæði lógarmessia og politiskt til eitt klúta teppi ein gordiskan knút sum aldrin fer at blíva loystur tíverri viss mann so heldur settisseg saman broytt allir flokkar settu seg saman og fingu nakrir karmar til vinna at virka undir sum tað var ein ávíst konsensis fyri so hevði tað bæði elvt til ein politiskan stabilitet ta ð elvt til at tað ikki var forstór konsentratión av valdinum í fiskivinnuni og taðð elvt til tað sum nakrir flokkar av tingi tosað nógv um tryggar karmar upp á sigt hetta her uppskotið ikki hetta uppskotið men skipanin sum hon er nú tað er ikki tryggir karmar upp á sigt tí hon er so veikt funderað í tí politisku skipanina tað eru kanska fimm persónar her á tingi sum kunnu blástempla ta skipanina sum er galdandi tí hon riggar fyri teir restin følir at hetta er antin órættvíst inneffektivt ómoralst ójavnt eg kundi blivið eg skal ikki siga tað at at at at uppboðssøla hevði verið loysnin tað haldi og mann í øllumførkum ikki hevur so góðar royndir við intil víðari tað kann eisin vera tí hon ikkifara snikkað rætt saman men hetta her við at hava hetta her politiska býtu sum vit hava í dag tað fer at elva til eina bananrepopulikk tað eru hundrað prosent vísurin nú fór eg sjálvandi eitt sindur út at sveima uppskotið sjálvt er nakrar tillagingar í lógini men tæir eru symtomatiskar fyri og eitt úttrúgv fyri at tað eru fimm persónar ella har á leið sum diktera hvat hendra fiskivinnuøkinum í føroyum og so handlar teir bara um at fáa handskan at passa á hasar fimm fingrarnar ella fimm persónarnar og tað eri eg so forharmaurun

fór sjálvansaka seg eitt sindur um hvussu man fær eitt gott system sum bæði ger tað at tað koma eitt rættvíst tal av pengum inn til felagskassan sum skapar innovatión og kapping sum skapar virðisøking sum skapar meira efektivitet og so framvegis og so framvegis tað hevði verið virkuliga interssant at farað og tosa um tað tí at tað haldi eg aldrin vit snakka um í í fiskivinnuhøpini vit snakka um at summir aktørar er fyri vanbýti og summir hava fingið for nógv og tað er ein skrúvað uttan enda men tað verður tann amframhaldandi politiska diskussiónin her á tingi tað verður at hatta partafelagið hevur fingið for lítið hatta partafelagið hvur fingið for nógv og tað fer altíð at handla um redistributión av virðum sum nógvir aktørar í dag ikki betala serliga nógv fyri fyr iki at siga einki fyri
umfari frú forkvinna takk fyri ja takk
her vóru nakrar viðmerkingar biljustinussen gersovæltakk fyri frú forkvinna teir hava grivið eiftir gulli í grønlandi tann tann eina stóra gullmiðanu læt aftur í tvey túsun og trettan orsakað av fíggjarligum trupulleikum tí tað var alt fordýrt at útvina gulli og nú hevur mann so snakkað um at danski vekstfondurin skal koma inn aftur og hjálpa til við at seta vinnuna í gongd aftur við stuðli frá tí almenna so hesir her fínu dreymarnir hjá bjarna koyrasum petersen um at mann skal avrokna við kassa eitt vist han ú var ein gullmina tað heldur ikki í veruleikanum í tioriuni heldur tað kanska men í veruleikanum heldur tað ikki tí at íløgurnar í vinnutól íløgurnar í at gera tað sum skal til fyri at fáa fatur í tilfeinginum eru so ómetaliga stórar tí riggar tann myndin ikki ordiliga soleiðsnar sum bjarni kárasom pet petersen byrjaði sína røðu

bjarni kárasom petersen gersovælaltso nú brúkti hetta dømi um gullminina fyri at tosa um it undirliggjandi prinsipp sum skal gera seg galdandi og ikki eina konkreta situatión í grønlandi altso tað teiri fara í bankarott kann hava túsund ymiskar orsøkir tað pjøvist ikki vera tí at landið kravdi fór nógv inn og tað kann eisini koma eitt punkt har sum landið krevur for nógv inn tað er settikki tað eg siga at vit skulu krevja meira inn enn neyðugt eg sigi at vit skulu krevja tað inn sum eeri rættvíst at krevja inn tá ið mann tá ið mann tosar um fiskivinnu so tosar mannumegsær vælsignaðu tilfeingisrentuna sum vit hava tosað um ofta tað skal vera ein skipan sum fær ikki alla tilfeingisrentuna inn men sum mestsum alla tilfeingisrentuna inn við einum lítlum buffara tað er í yvirvísturum og eg haldi heldur ikki at tað e eitt argument at pengarnir sum eg nevndi í byrjanina av mínari røðu teir pengarnir fara sletti ikeg neytúrvliga til at keypa nýggj vinnutól til sínlátandi ikki tað fer til alt møguligt annað kapitalin veit ikki hvar hann skal fara og so hann fer út í allar aðrar branskir at arbeiða taðtað sigur mær so mikið sum
at mann ikki brúkar tað upp á nýggj vindeygað ikki bara ja takk so at
er tað ruth vang takk fyri sera sera góð røða hjá bjarna koyrasom petersen vit víkja hendan uppboðssølu nei eg haldi ikki vit vóru nøgd við hvussu tann uppboðssølan riggaði soleiðis ikki til fulnar og hvussu her hóast tann skipanin hevði veri munandi betur enn tað vit hava í dag men tað sum eg vil vísa á at tað eru ymiskir mátar at skapa uppboðssølur uppá tann sum fekk nobelprísin í økonomi fyri tvey enn tveimum árum síðani hann var serfrøðingur í uppboðssølu og millum annað var tað grundað á hansara verk um uppboðssølu av lisensum var orsøkin til at hann fekk

ja takk bjarni kára sum petersen ger so væl takk fyri forkuna og takk til ruth vang fyri viðmerkingina er fyri tað fyrsta yvirbevístur um at ein ein ein uppursøla hevur nakrir manglar tað er sjálvandi nøkur ting um eg ikki kann taka hædd fyri men tað hevði verið tann mest rættvísi mátuna tikið pengarnar inn uppá tað er elvt til at mann var onkurfegna tvingin til at inn ogvera og tvingin til at halda tað besta tilboðið og eg eri eisini yvirvístur um at tann uppensølu skipan sum bleiv implementerað á undanfarna samgongu hon bleiv í gástrarræðum korrumperað altso hon riggaði ikki upp til sítt endamál tí hon var ikki skráður rætt saman og tað er slett ikki fyri at siga at tað sum undanfarna samgongu gjørdi var so ræðuliga nógv betri enn tað sum hendan gjørdi men hon hevði tann rætta loysnin og hendan her samgongan hevur absolutt ikki tann rætta loysnin tvørturímóti og hetta diametralt ímóti øll tey aðalprinsipini eg standi inn
n fer á fiskivinnuøkinum takk fyri
ja takk høgni hoydal ger so vælja frá fólkini eg haldi sovan kemur at tvísa hvat ið við snakar veruliga at granska í tí hvat var í veruleikanum samtykkum undanfarnum samgongum tað sum hendir nú og tað er rætt sum við at ein kára sigur tað er tað er beint tvørturímóti tá segði mann tað at fyrst fólk synta ogn og tað er sjálvandi tey sum skulu fáa atgongd til at gagnnýta tað skulu sjálvandi gjalda tann prísin eina kapping við onnur men so komu saboteringarnar við at mann ikki fekk antitrossið inn í alt tað tað er so farið men vit mugu ikki geva upp og vit vit gera tað so verður ikki bara tann avleiðingin við at hann er kárasom so væl lýsir hugsa tú ikki bara hvat arvingarnar hjá teimum sum eiga so fimm sekso ráðar ríðini koma at eiga sum kanska ongantíð hava verið á sjónum ikki sær ein sterkt ásettir so stór virðir so stórar upphæddir at tað skeiklar alt samfelagið og tað er ferð at verða keypt upp so at siga alt sum hevur virði í føroyum við sum at ikki verða gjørt
nakað við at tað tað er hundrað prosent sikkurt
ja takk bjarni kárasom petersen ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk løgna hoydal fyri viðmerkingina altso eitt er tað av skipanin í sær sjálvum ikki elvi til eina effektiva og væl rikna fiskivinnu tað eri eg rættiliga sannførdur um men eisini at hugsa um alt tað avleiddu avleiðingarnar sum koma av at hava eina slíka skipan tú hevur mástsivað konsindtratión av valdinum hjá nøkrum fáum aktørum í í í vinnuna upp á tað politiska lívið tað haldi eg evði sjónfyrisøgn tú fær eina minni diversifiserað altso tú hevur ein minni diversifiserað nøkonomi tað vil siga tað at tá ið reiðaríini byrja t at virka innan fyri øllum øðrum branskjim tá økir tú tann systematiska váðan í samfelagnum og tað haldi eg eisini er ómetaliga farligt tað tað er líkasum at vissu vissu bakkafrost ella ein av hinum stóra fyritøkuni fóru fóru á heysin jamen so hevði tað havt vittia neiligar avleiðingar fyri samfelagið tí tað sama galdandi fyri reiðaríunum tí tey nú byrja a oppererað á øllum øðrum øðrum vinjuøkjum h og og fyri ikei at snakka um tað at tað eru eisini nakrar inntøkur sum landrættmessa eigur í mínari verð sum ikki kunnu fara til vælferð ella niðurskuðrarblokkinum ella okkurt traga sum vit tær politiskt ynskja at vit slu

fyri frú forkvinna eg haldi altíð at tað er ein sera áhugaverd debatt diskussión mann hevur um okkara høvuðsvinnu ein ella okara stóra høvuðsinna í dag tað er jú fiskarí og laksavinnan sum stendur fyri kanska fýra fimmoghálvfems prosent av okkara útflutningi og tað eru nokk so nógvur retorikkur sum kemur í spæl tá vit tosa um okkara høvuðsvinnu og hvat er okkara høvuðsvinna havi verið kanska við í nøkur ár saman við sjálvandi nógvum øðrum okkum inni her eg havi eisini verið við til tann retorikkin at hví ikki bara lata trý skip fiska allan botnfiskin í føroyum hví skal mann hava smáir bátar hvat fara tær út til tú mást sita og diskutera íhesum høga tingi hví hevur mann lísindi størri bátar sum fær lýsin longur út hvanska tað til hví selur mann ikki alt hví koyrir anikki bara allar kvoturnar sum hoyra heima til botlfiskaflotan umborð á trý kempistór skip summan keypir onkurstaðni út teimum effektivar betri tað hevur diskussiónir sum vera hava verið klokkur klárar nú sigur mann bleiv tað sagt í áðni at tað øgiliga týdningarmikið at vit eru tvørturum andstøðu samgongu so vit fáa fornuftigar loysnir mann kanst spyrja seg sjálvan kanska havi eg verið for nógv í tí vinnuni sum er útróðrarvinnan at hvat er ein fornuftig loysn og fyri hvønn tá bleiv tað sagt at so nógv tons er í dag til dømis á botfiska flotanum hetta er ikki meira enn vsu vit taka tríggjar kempistórir líniskip so kunnutey got fiska alla flotan ja men tað ger so tað at tað vera eini átta hundrað túsundi beinleiðis inntøkur raktar ja men hvatt so við tað arbeiðsloysi alt soleiðis skann mann gott blíva við at tosa óvirðiligt um ein part av vinnubólkini hjá okkum og ein part av teimum menniskjunum sum eru sum eru aftanfyri okkara so sigur mann jamen teir so sterkir eg minnist væl sum part av av fíggjarheiminum tá síðstu fýrsunum nú bleiv tað sagt sum eg legði merki til eisini nú hvat koma arvingarnir at oyga eg má siga tað at tá ið vit vóru níggjuogfýrs eg veit væl øgiliga væl av at noygdirnar nógv størri í dag kvoturn var nógv størri men teir persónarnir sum tá tóku eina støðu teir tóku tað yvirhøvdu á sínum arvingum tí tá var tað hvør tað evliga einasti persónur sum máttu seta alt alt í veg sum viðkomandi átta alt hús átti hann ein bil slapp han heldi ikki fríur teir persónar høvdu sanniliga eisini nakrar arvingar og teir vistu ikki hvat innibar nú kann mann tosa um arvingar og tað ljóðaði ljøgiliga ósareytt tí nú hevur mann nøkur stór reyðaríir mann hevur nógva kodu men vit vita eisini tað at fiskurin hevur sterkt og tað hevur sanniliga makrelur eisini og vit merkja tað væl ítí kreppuni sum vit eru í nú at vit rista eitt sindur í í brøkrinum hvussu verður ti forhold til altjóða hvussu verður te forholt til barrenshavið í forhold til ta støðu vit vilja fylgja vesturheiminum og tað skilji eg væl men alt hevur síndbukosning tí vit hava býtt so rælia nógv um attað dag vit ikki sleppa at fiska tað uttan fyri okkara egna øki so hevur mann eina veldiga avbjóðing fiskivinnan he altíð havt sera stórar avbjóðingar og eg havi kanska onkuntíð tað ið tikið orðið so havi et hugsað eitt sindur øðrvísi t nú sigur mann jamen teir seta í onnur ting vit hava eitn frían vilja eisini í føroya landi allastaðni óansað eisini teir sum ikki eru fiskivinnu teir bestemma eisini hvussu ter brúka sín kapital eingi spurnartekin við um teir setta í eitt eitt hotell men er tað ein maður sum hevur við fiskivinnum at gera so er tað barniorð hann setti okkurt annað kanska var tað møguleiki hjá tí familjuni at kunna halda á fram í sínum virksemi so kann mann siga ja að tað var ikki fiskivinna tað dragaði seg um nei tað var tað kanska ikki men tað var eitt virksemi sum sum hevði brúk fyri kapitalið nógvur av teimum bátunum sum eru útróðrarvinni í dag er í útróðrarvinnuni tí tað vóru sterk roaríir sum kundu taka ein hond um so kunnu vit altíðvera fyri ímóti inni her og halda tað tað var nógv betri teir ikki tóku hond um tí at taðvar nógv betri tey fóru tí tað meiningin at eg hoyrt meira enn eina ferð meira enn einaferð tað er nógv betri vissi hasi fóru bara til norra ella hasi fóru eg gjørdu okkurt annað ella hin fór ag gjørdu okkurt at siga eg bara ikki eg eri bara ikki samd men men nú er hetta her líkasum inni á tí broyting sum vit fóru í holt við og tað var nakrar broytinga innan fyri innan fyri uppsjóvarvinnuna men eg haldi bara tað sum vit ofta standa og gera okkum fornuftið út og minni her hvat vit meina skal vera best hevur øllum førum ofta rakt hart hjá boplfiskaflotani hvussu makrelur verur býttur tað skal eg ikki brúka tíð uppá tað ið vit gjørt so ofta ta ið eg snakkað til hugleyseita tað veit nú er nú er hann landsstýrismaður eisini men eg hugsi bara latið okkum hugsa broytt tá vit hugsa um okkara høvuðsvinnu og hvør ið skal fáa ikki fáa tað hevur altíð verið politikkur sum
bestemma tað takk fyri frú forkvina ja takk næstur at røða er heðin zachariasen
hava tey sum havt orðið verið inni á hvat ið uppskotiði draga seg um og tað er samgongan sum leggur tað fram landsstýrismaðurin og tað taki eisini undir við men í samtíðis er orðaskifti farið eitt sindur eitt sindur víða og tað verður eisini tosað nógv um hetta her teir nýggju aktørarnir sum eru komnir inn og at tað eru ongar

og og tað er kanska nakað um tað tí at teir fiska bara teð sama sum hinir sum hava fisk og áðrenn men tað sum eg haldi er øgiliga umráðandi ogtað havi eg eisin víst á fyrr altso vistu vit hyggja eftir fiskivinnuni í dag so mugu v staðfesta tað at vit hava fingið nakrar stórar aktørar inn í nøkum fáum økjum í føroyum og fyri nøkrum árum síðani bleiv tað sagt tað at føroyar vóru vóru øgiliga smástárar tí vit høvdu so fáar ella vit høvdu forfáar stórar aktørar inni í okkara vinnu og tí blivu vit so so sárbar í dag hava vit fingið nakrar stórar enn og í dag er diskussiónin at teir eru blivini forstórir og at teir fáa for nógv tað er eingin ivi um at skalt tú dríva eina vinnu vit sóu skip koma í gjár fyri trý hundrað milliónir so skalt tú hava grundarlag fyri at kunna startað og longu áðrenn tað er er farið so eru umstøðurnar nógv broyttar og sosnar er tað innan fyri ta vinnuna sum er ein frí vinna hvar ið tú ikki kennir tað sum skal fiska áðrenn tú byrjar og eg haldi at eitt annað sum er øgiliga umráðandi sum er viktigt at vit ikki gloyma tað er at vistu vit taka heimaflotan so eg trúgvi eg at har sleppa øll inn vist t ynskja tað skalt tú inn í uppsjóvarflotan so er tað øgiliga ringt at sleppa inn har tí tað er í dag ein øgiliga stór og góð vinna hvar tú tjenar nógvar pengar taka vit alivinnuna so sleppur eingin inn í alivinna í føroyum í dag ter aktørarnir sum eru har teir eru har tár vóru nøkrir fýrs fyri nøkrum fáum árum síðani og tað sum vit kendu eisini innan fyri fiskiflotan fyri nøkrum fyri í nógvum árum síðani tað var tað tað bleiv spjatt runt um allar føroyar og so er spurningurin hvat er uppgávan hjá okkum politikaram at gera hava vit ikki ábyrgdina at syrgja fyri at øll økini í føroyum so ella so hava ein møguleika og tær menningakoturnar sum komu undir síðstu samgongu tær hava hvussu gjørt tað til dømis at í vestmanna er eitt eitt virki sum hevur hevur fingið eitt skip og kann so virka víðari men tað sum vit høy gjørt for lítið av hesum samgonguni tað er at taka okkum av at tillaga verandi aktørar soleisnar at teir eisini høvdu tt grundarlag ið hvussu hevur gert smærru tað burdu haivt gjørt nógv meir við og tá ið vit tosa um hetta her við við við við loyvum so so siga vit il tólv ára loyvir altso altso tað faktuella er tað at tað er tólv ára tað er rullandi loyvir altso vist tð er tólv ára loyvir so beginnur tað at telja niður tá evur ter havt í eitt ár tá ið eitt ár er farið soeru ú ellivu ár etir tvey ár farin so tíggju ár eftir og so kann mann diskutera um tað er rætt ella ella skeivt men eg segði eisini ta eg byrjaði at tað er øgiliga umráðandi at tú hevur góðar og tryggar karmar visti tú skalt virka í okkara høvuðsvegnu hvar ið tú hvar ið ið tú hevur brúk fyri øgiliga stórum kapitali og vit síggja eisini tað teir stóru teir hava eisini tikið sær av til dømis botnfiskaflotannum hvar ið at hann kanska slettkki verið har vissi teir ikki vóru ein partur av tí so eg haldi tað at tað er øgiliga umráðandi at mann mann tekur tann partin við og tá ið mann so fór inn og og broytti upneihetta her

ja altso í í prinsippinum ljóðar tað øgiliga gott við uppsølur hvar øll kunna koma inn og keypa men eg skilji ikki tað at mann mann heldur tað at mann kann liva av tí at tú kanst fara inn og keypa loyvir fyri til dømis eitt ár ella fyri eitt hálvt ár ella eitt annað og tí er tað eisini øgiliga umráðandi at mann arbeiðir frameftir soleiðisinar at tað eru tryggir karmar men eisini at tað er soleiðisnar at øll so ella so hava ein møguleika og sum eg byrjaði við at at vist vit taka tey økini í dag tær stóru fyritøkurnar sum hava verið ein ein ein veldigur fyrimunur eisini fyri okkara samfelag men vit kunnu eisini staðfesta t at vit hava nøkur økir í føroyum sum ikki hava ein leiklut í hesumher og tí er tað so ella so ein ein ein ábyrgd hjá okkum politikarum at taka
av teimum øslum takk fyri
takk her var ein viðmerking ruttvang ger sovæl takk fyri aso mín fatan er at í veruleikanum so smakkar hendan verandi skipan sum vit hava nú øllum sera illa og etað er eisini mín fatan at at mann í samgonguni hevur eina sovorðna fatan av at nú nú er bara um at fáa hetta her útlutað liðugt og so fara vit at halda fingrarnar vekk men soleiðis verður tað ongantíð nú e man farin at tosa um reyðæti og havstovan sigur at mann saktans kann fiska hundrað og tjúgu túsund tons av reyðæti undir føroyum og sjálvandi anaviti um tað nakrantíð verður til nakað men vit fara alla tíðina at skula fyri at halda okkum til hvør skal sleppa framat og vit hava ikki rætta mátan í løtuni tað er ein illusión at vit bara hetta her nú er hetta her yvirstaðið og nú fara vit at fungera marknaðartreytir
tað passar ikki takk fyri
ja takk hevði hinsa kariasson gerst tað væl og takk fyri viðmerkinginaaltso eg haldi tað skal kanska vera nakar ivi um tað at ein politikari sum bjóðar seg fram tað verður seg í landspolitikki ella kommunupolitikki at tað er væl hann sum skal vera vit at taka avgerðir teir sum vóru galdandi í landinum og tú kemur altíð út fyri tí at hvør skal hava og hvør hevur fingið og hvør hevur fingið for lítið og hvør hevur fingið nokk og tí er spurningurin hvussu gert tú eina skipan sum kann gera tað soleiðis nær at tað upp á best møguliga máta er eitt møguleiki hjá øllum men tað kunnu ikki øll vera inni í fiskivinnuni tað kunnu heldur ikki øll vera inni í alvinnuni upp á eini landa máta men tí er tað men tað er eisini øgiliga umráðandi at tað verður skipað soleiðisnar at tú hevur eina kapping í men sum politikari so hevur tú ábyrgdina av at syrgja fyri at alt landið so ella so er umboðað at øll sum eru í sum samfelagnum at tað er rúmfyri og møguleikar eru ikki øllum men tað blívur altíð ein ójavna vit blíva ongantíð øll líka heldur ikki okkara
okkara takk fyri ja takk næstur at røða er er har
takk fyri frú forkvina ø í sambandi við hett her uppskotið um at fáa lagt lagt sokallaði menningarloyvini until varandi til varandi loyvur so so haldi eg at tað er upp á sítt pláss øh tann vinnan sum okur síggja í dag tað er tað er ein konsorlidera vinna vinnan er konsilidera upp á tann mátan at okur hava nøkur nøkur reiðaríir sum sum eru rættiliga stór og sumeftir míni fatan er eru kanska kanska í stýrra lagi onkur av teimum í hvussuur tað er soleiðis tá ið mann konsiliderað vinnur eg minnist øgiliga gott tað alivinnan bleiv konsoliderað tá var tað var við politiskum vilja her innifrá tað var eingin sum talaði ímóti ella øgiliga fá mann hevði allar møguleikar í politisku skipanini tá til at broyta lógin í kunngerðir sum gjørdi tað ómøguligt at ati konsilidera alivinnuna upp á tann mátan sum hon bleiv konsilidera men tað var eingin vilji til tað tá hetta við stórum smáum aktørum ja eg var ein av forstælarunum fyri at tey síðstu tónsini sum vóru eftir tey skuldu ikki út til teir stóru aktørarnar tær skuldu út til nakrar smærri aktørar og tað var upp á upp á grund av at eg helt at hini vórðu blivni forstórir simpultenn og tað hevði og tað gjørdi einki um teir kundu unvera tey tónsini av sild um makreli í svartskjafti tað sumeg haldi hevur størstan týdning tá ið mann nú er komin ar til sum hann er komin í dag og fyri at hyggja víðari fram visti mann skal hyggja eftir virðisøking hvussu kemur búskapurin at fáa so mest burturúr tí sum er og teimum fyritøkum sum eru tað er at okur hava nakar knappar at skrúva uppá okur hava knapparnar sum eitur veiðugjøld og skattur tær kunnu okur skrúva upp á teir knapparnar og okur hava millum annað krøv til gósku okur kunnað politiskt seta áseta krøv til til hvussu tann góðskan er sum kemur upp á land og okur kunnu við einum einu lítlari aso eini lítli lógarsmíði innføra n nýggjan vrækarastovn eg veit at tey fleiri inni her sum gjarna vilja hava nýggja brakarastovnihald tað eruppápláss tí tað er ein av teimum mátunum mann kann kann tryggja sær at ey framígjárrættindini sum tað er tað er framíhjárrættindir at tey verða forvaltaðir upp á tann best møguligan mátan okur hava møguleikar fyri at skapa stuðul til til skipanir uppi á landi sum skulu takast ímóti hesum fiskinum fyri at geva eina geva kanska ein framíggjarrætt eisini til tey sum ætla sær nakað nýtt sum ætla ati menna eina vinnu uppi á landi at tey fáa nøkur serrættindir tá tað snýr seg um atgongd til tað tilfeingið sum kemur upp á land og gur hava nógvar møguleikar sum okur kunna troyta fyri at skapa ta menningina tí tað skal eingin billa mær inn at tú yvirhøvur kanst tosa um tað veður kallað menningarloyvir at tú fært ment eina nýggja vøru upp á eitt tvey trý ella fýra ár tað tekur minst fimm upp til tíggju ár áðrenn tú kansnt menna eina vøru og finna ta rættu marknaðirnar fyri hana so at har bara at stinga seg sjálvum torvmólti eyguni hvat hava okur so at av møguleikunum í tí skipanini sum liggur ja ein av møguleikunum til at kunna líkasum trýsta undir ta verandi vinnu sum er í dag tað er tað at eitt tólvára loyvi tað er eitt tálváraloyvi vissi tú hevur eitt rullandi loyvi so hevur tú ikki sama innsitament til at skapa menning at skapa nakað annað enn bara tæð at fiska visi tú hevur eitt loyvi sum teluð niður so hevur tú hinuvegin s er tú hinvegin eitt stórt innsitament til at fáa so mest burturúr tí tú veit tú hevur eatt loyvi í í soðurs langa tíð so tað haldi eg hevði verið ein møguleiki fyri at vinda aftur til hetta uppskotið so haldi eg at tta er setur tey sumnú hava fingið tey fáu tonsini sum vóru eftir gevur hetta teimum nakrar møguleikar til at kanska fáa eina frægari fígging til at fáa eina fígging sum gera at tey kanska kunnu skifta vinnutólið út o fáa eitt so frægt vinnutól sum yvirhøvur møguligt fyri tey fáu oyruni sum teir koma at tjena í mun til teir stóru aktørarnar
so fór tíðin fyri forskránna ja takk
tkar er ein viðmerking frá høgna hoydal ger so væl frá forskatvirhat joensen hevur nakrar góðar tankar um fiskifvinnuna men eg fari ba at spyrja hann heilt heilt bart út hetta lórapskot sum her liggur kann hann hyggja eyðunat mær siga at hetta er ikki ein partur av einari avtalu sum varð gjørd við by ar joenn sæg sjálvan íg jóhandal í saban á fíggjalaga víkjarpi tí hvat er endamálið ið hesum upskotinum her tað er bara tað at tað sum varð givið út til itøkis skipakeypi ella vinnuligar roydir verkætlanin nú skal blíva varandi aftan á nakað fáar mánaðar og er tað neyðugt nú er tað átrokandi nú hví heldurman ikki fat so tað sum sum mannskrivaði vinnevndin fyri stuttar tíðs síðan at men lati tað latita fáa eina roynd lat tað fáa ug h tað er ein kanningarsjór settun niður at kanna tað kann hann hyggini eygili mær siga at hett eri
er spartur av einum politiskum norðsandi
ja takk erhard joensen gersovæl ja tað kanni eg við góðari sam við te tí eg havi so ikki gjørt nakra avtalu um at hetta skal leggjast um til varandi loyvir eg veit ikki um jóhandal hevur gjørt nakrar avtalur við fiskimálaráðharranum um at hetta her skal leggjast um til varandi loyvir men eg dugi væl at síggja tað skilagóða í tí tí at hetta gevur teimum nakrar møguleikar og visti mann skal tosa um at hava møguleikar fyrr nakrari menning so kemur tú ongan veg við at menna nakað sum helst upp á upp á fimm ár tú skalt finna fyri tað fyrsta skalt tú hava ella finna tær mátar at kunna fiska tað rætt uppá tú skalt fáa kanska møguleika fyri at kunna fiska tað sum tú hevur til ta rættu tíðina soleiðis at tú hevur ta rættu góskuna so skalt ú finna tær ta rættu tann rætta framleiðslumátan uppi á landi og so skalt tú til at finna marknaðirnar og alt tað klárar tú yvirhøvur ikki at gera sum eitn lítil fyritøka upp á fimm ár so hatta har er at stinga seg sjálvum torvmólti eyguni eg haldi at tólv ár er er er hóskandi tað kundi gott verið tíggju ár men fimm ár til at kunna menna eina nýggja vøru og fáa út á marknaðin tað er ikki
nokk takk fyri ja takk
takk fyri forkvinna eg haldi vit vóru nokk so sannførd í tvey túsund og átta tá ið vit søgdu fiskiloyvi upp á sinni við eini tíggjuárafreist um at tíggjuárakarmurin var tann endaligi karmurin fyri hvussu leingi tú hevði tey rættindi sum sum sum vinnurekandi og eg haldi at kanska t tað er tann tað er tann tann størsti báin sum er hendi síðani at at tað sum tað sum skuldi vera at avmarkað tíðarskeið tú hevði hesi loyvini at tað er blivið til eitt eitt rullandi loyvi í dag eg haldi

at politisku politiska skipanini ella ella føroyaland sum eigari av avtilfeinginum missirkans man siga ræðis rættin yvir yvir teimum loyvunum sum sum sum eru tá ið tá ið tú hevur ein so mikið avmarkaðan marknað sum hendan her so fær mann eina øgiliga sterka serstøðu sum sum vinnurekandi tá ið tú sleppur framat hesum rættindunum og tú eisini kemur at hava tey rættindini í stórsa so langa tíð sum tú yvirhøvur hevur áhuga í at reka tað sjálvandi vist er nakað grundar lag fyri at at fiska so tað haldi er tað haldi er tann allarstørsti báin og tað sum stendur eftir er at at at viðkomandi fyritøka stórt sat fara hesi rættindini í so langa tíð sum sum mann yvirhøvur kann ímynda sær kann eg kann siga tað eg eri kanska ikki so øgiliga bangin fyri teimum føroysku reiðaríunum altso so leingi sum tað er á á føroyskum hondum so so havi eg hóast alt størri álit á at tey verða umsitin og og viðfarin á ein hátt sum sum sum gera tey gagna tí føroyska samfelagnum teimum føroysku lokalokalu økjunum og so framvegis men eg haldi tað sum er tann tað uppaftur størra ræðslusinarið tað er og tað er eisini galdandi fyri alivinnuna tað er um útlendingar koma at sita við okara rættindum burturav eg haldi tað er ein ávísur partur av av tjóðarbyggingini tað at at vit sum føroyingar eisini standa á odda fyri teimum stóru fyritøkunum í føroyum at tað ttað finnast persónar bæði kvinnur og menn sum sum kunnu lata seg í fakliga og førleikamessa í í ta støðuna at mann at mann er oddafiskur hevði nær sagt t óddamaður o odda kvinna fyri eini eini sterkari og vælrirknari fyritøku í føroyum sum hevur

og tjóvar niður brótandi um hesin rætturin fer á útlendskar hendur og ikki eru er í føroyum tí hvat skulu vit tá gera í føroyum hetta er hetta er okara land hetta er okara rættindi og tað er ónatúrliga týdningarmikið at vit altíð hava tað fyri eygað at at at leiðslan av teimmum størstu fyritøkunum í føroyum er á føroyskum hondum tí vit skulu ikki altso vit hava verið í alt ov nógv ár hava verið undir undir donskum skjúrtufaldi og eg haldi tað er ótrúliga týdningarmikið fyri tjóðarbyggingin í føroyum at at vit eisini hava føroyingar á á brúnni hevði nær sagt og at vit vit síggja tað sum eitt mál við við allari okara tjóðarbygging at at tað er føroyingar sum sumráða og stjórna okara fyritøkum bæði stórum og so tað er tað etað verið mítt mítt høvuðsatlit kann mann siga í allar diskussiónini á fiskivinnuni og sjálvandi hevði eg eisini ímyndað mær at tá ið tað snýr seg um so nógv virðir at mann hevði tey búskaparligu ttinni altso økisbúskaparligu atlitini soleiðis at vit eisini tryggja at vit fáa ein bæði eina javnari javnari vinnu møguleikar kring alt landið men eisini eina eina eina javnari inntøku kring landið enn tað sum eg síggi í dag kapitala akmulatiónin er ikki nev vendist verandi í vinnuni soleiðis sum vit síggja tað vit síggja at tað verður brúkt til at keypa fastokm og so framvegis altso um so var at at allur allur peningurin sum koma inn ella inntøkanr sum kom inn bleiv brúkt til at til at víðari menna innan fyri atmannsiga innan fyri saman vinnugeiðar so var tað ein onnur støða men høvuðsatlitið eigur at vera hjá okkum at vit syrgja fyri at hesi rættindini
eru á føroyskum hondum takk fyri
ger so væl takk fyri forskránna eg eri púra samdur við høgru hoydalum at í í fiskivinnuni skulu skulu tað vera skal tað vera føroysk kapitalur og eg minnist tá í í nítjan tá ið eg í lógaropskráttur fór ígjøgnum tað var eitt eljustríð um útlendingar yvirhøvur skuldu út men tað bleiv so á mállinini so bleiv tað ein semja um at teir skuldu út aftaná men fyrst aftaná tólv ár men sjálvt um eg hevði sjálvur hevði eg satar úti langt langt árið hinvegin so valdi mann í nøkrum førum at siga ókey tá ið útlendingar nú skulu út um tólv ár so var tað soleið at í teimum førum hvar okur kanska fingu nýggj ár í so skuldu tey hava sama møguleika soleiðis at har fingu mann har fekk mann seg møguleika til at útlendingar kundu vera inni í tólv ár sum nú er blivið til tíggju ár og alt annað líka so skal tað telja niður taðs tað telur niður hvørt ár so
ja takk pállar
ynayg gersvælr forkvinnan eg eri nú ikki so sannførdur um at tað varður úrslitið at vit sógu tað tá ið tað kravið kom inn í undanfarni samgongu at í staðin fyri at innrætta seg eftir eftir lóggávuni so byrjaði mann at at trýsta stjørnurnar í teimum avvarandi londunum íslandi og hálvlandi og so framvegis at royna at fáa okum at bakka frákravinum um at útlendingar skuldu út úr føroyska fiskivinnunu altso hetta hetta er ki ta hetta er ikki bara bláøgn fólk vit hava við at gera hetta eru risa risavirðir sum goyma seg aftan fyri sitonsin sum vit tosa um lagli hetta er ikki fólk sum visti túhevur fingið ein ein ein ein stóran vinning í í fleiri ár so sigur tú ikki bara góðtrúgvin ja til at eg sleppi honum uttan víðari altso tú fer at stríðast so ingi kenni eg i sa fýranar sum sum valdi í hesum skipanum so er tað fýra sum er ikki uttan víðari geva geva geva gull fyri messing so tað eg trúgvi ikki tað er so einfalt sum sum erhard joensen
sigur hesum vorðin takk fyri nýggja takk næstur at røða er ingol sólheim olsen
takk fyri frú forkvinna ætlaði eg kannikki at taka orðið í hesm málinum tí at eg kann næsta um sjálvt málið bar endurtaka tað sum fleiri at hava sagt men ta eru teir seinastu molarnir sum skulu lutast út sær út til míni mín egi men nú bleiv hetta nærmast eitt aðalorðaskifti um um fiskivinnuna og so helt eg at eg tað e verðið sagt nógs nógv sum eg eisini hava stóran áhuga í

stórar lítlar aktørar og eg havi sum sovori ikki ímóti at aktørarar eru stórir eg dugi væl at síggja stórar fyrimunir í at teir kunnu nógv sum teir smáu ikki kunnu men eg haldi absolutt ikki at tað er ynskiligt at vit bara hava stórar aktørar og vit eru øgiliga nær við at vera har í dag at tað eru nakrir fáir sum sjálvir og umvegis onnur eiga so at siga alla okkara fiskivinnu so kann mann tosa um ja men stór aktørarar hava øgiligar møguleikar fyri at ratinalisera og gera hatta og hatta og fáa alt í so øgiliga tryggara legu ja men vit kunnu so prøva at at hugsa tað inn í alt annað altso eg rokni við at vit kundu fingið munandi bíligari matvørur í føroyum to vit høvdu tveir handlar í havn bara tveir handlar

bara eru stórir aktørar sum kunnu borga fyri einari menning og níðskapan í í í í vinnuni tí at tann menningin og nýskaparnir sum er framd í føroysku fiskivinnuni hon er primer skapt av smáum aktørum av smáum uppfinnarum og fólki við áræði sum hava torað ymiskt og sum onkur hevr verið inni á ofra alla teirra trygd hús og heim og sett taln nærmast í veg fyri at fyri atfáa okur at bera til so so tað er ikki rætt at at at at vit skulu vera stór fyri at kunna hava frambur ís landinum tað er sikkurt gott at hava hava stórar eisini men tað skulu eisini vera smáir og tað sum eg eri mest bangin fyri tá tað blívur miðsavna so nógv sum tað blívur nú og tað er galdandi bæði fyri fiskivinnu og alivinnuna tað er at tað skeiklar okkara demokrati totalt tí at hesar her stóru fyritøkurnar blíva so valdsmiklar at tað ja tað pyøvast einki at siga tí at fólkið agerar eftir sjálvari í stødini matorir ikki at taka avgerðir ella siga nakað sum kanska kann eforrerma stóran aktør tí at tað kann ganga út yvir ein sjálvan ella tey sum eru rundanum eitt so tað er øgiliga nógv sum sum sum spæla inni har eg haldi at tað tera øiliga viktig diskussión tí at tað t hatta her hat eg fór álvarsligt til at tað blívur enda simpla diskussiónin um at mann er ímóti teimum stóru mann vil teima ylt og sovoð nakað tað rokni ikki at nakað at ger h eingin av teimum er er eru blivin stórurí óðreinheit teir eru blivin stórur av dugnasemini nógvar av teimum og teirhava vælferkent at hava tað seinna men vit vit hava altso ábyrgdina av at seta karmar og eisini avmarkingar fyri hvussu stórir aktørar kunnu blíva nú er tí við at vera farin í aftur far ett et eit sidur o onkur var inni á ð vakarastovnunum tað haldi eg at vit vit gera nógv for lítið burtur úr í fiskivinnu o heila tikið tí støðuni vit eru í at tað hendir nógv for lítið av tí økinum vit eru vit hava ikki flutt okkum seinast ein tumma í seinastu hálvtrýss trýss áðrenn tá tað kemur ti hatta har jú kanska tann skeiva vegin tað er nógv for lítil samanhangur ímillum tað sum hendir upper á skipinum og tað sum síðani hendir við vørunum tá

vit eg haldi at vit eiga at at fara at umhugsa at fáa ein vrakarastovn aftur fyri at tryggja samanhang ímillum ta køstina a vit gjarna viljahava umbor á skipinum og tað sum so hendir við vøruni á landi og tað eigur í síðsta enda eisini at at at hava stóra iøking við sær so tann partuin skulu vit absolutthyggja mæt eftir so ja eg kundi sagt nógva eisini ím útlendskur kapitali er púra samdur ja t tað eri so øgiliga viktigt at alt efta hr verið verandi á føroyskum hondum og tað er eisini tað at tað berður verri og verri at fáa útlendskar kapitalini út tí øll virðini verða upp pumpað til heilt órealistiskar hædlir av útlendskum kapitali hvussu skulu vit so um tólv ár hvør skal hava tá hava ráð til at keypa seg upp upp ump áv virðini
hatta er hatta eg mangli at svara uppá takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerk
jákup mikkelsen ger sovælfrú forkvinna eg haldi at ingolf sólvin olsen nevndi nøkur ting sum eg e eri absolutt samdur við honn í at tú kanst ikki siga at hóast tað er ein lítil aktørur í vinnuni at hann ikki kann vera kreativur og enntá kanska er noyddur at vera kreativur og at tað kanska mangan kemur nakað gott burtur úr tí trupulleikin hjá honum tí lítla er kanska tann at hann hevur ikki ta fíggjarligu orkuna til at at fara víðari við teimum tingunum sum kundu blivið til nakað áhugavert á hinari síðuni so eingin iviri um teir stóru aktørararnir teir hava ráð til at fara inn og taka nakrar møguleikar til at at royna at forbetra tinginum og tað var sær nógv dømi um øsn so hatta er ikki svarthvítt men eg haldi at tað er í øllum førum hugaligt at ingol zolsen eisini viðurkennir at att tað at tað eru blivun narkrir stórir aktørar er eisini í tað var og hevur verið í áravís ein politis

ja takkolsengersoæja takk fyri ja ja altso eg eri eisinieg haldi eisini tað at t tað er tað ertað er gott at havaeitt miksk sá onkur slag altso eg duga væl at síggja tað at tað er lættari hjá einum stórum aktøri við nógvum loyvum at fáa fígging og og menna men at tað ikki eru nøkur absolutt fortreyt fyri at fáa menning í í í fiskivinnuni og hett her við at minka um stálir tað er eisini púra rætt ha og sjálvandi kann tað ikki vera eitt óavmark at tal av loyvin inni men fortreytirnar fyri at seppa at framathloyvinum eiga at vera javnari hst púra javnari og tað er tað ikki í dag og eg haldi eisini at vit eiga t hyggja eftir nú hava vit eina støðu hvar ið tað er tað gongur ræðulia illa hjá botnfiskaflotanum altso eg er tað ikki ett gilt at mann fer at siga tað t mann kal ongantíð lata eina góða kreppu kreppa einum av hondum eigur mann ikki at brúka hetta her høvi eisini til nú at fara innog hyggja eftir ja men kunnu vit tað liggja nógv skip í dag tað liggur ein rúgva av skipum kunnu manikk fara inog hugt eftir ber tað til at brúka hetta høvi til kanska atiratinaliserað talið av loyvum fyri at at tey sum eru
grivt kanska kunna hava betri møguleikan fyri at klára seg
ja takk so er tað erhard joensen ger so væl takk fyri forskuna ja eg eri samdur við ingolf sálar málsen á á nøkrum økjum ikki øllum men serliga hetta her við við brakarastovnunum sum ja verður tosað um leingi tað er líkasum grundarsteinurin fyri um okur kunna fara víðari og eg meini bestemt at tað er altso okur skulu tora sum skipa tá ið mann hevur givið nøkur framíhjárættindi tað er bæði innanfyri aling og innanfyri fiskivinnu í hesum førinum uppsjóvin so skulu okur tora at seta krøv krøv sum okur halda eru nyttu fyri at koma tann rætta vegin okkum dispera her frá og út í eviðheitina er tað nokk við eru fýra ella fimm ella seks ella sjey loyvur nokk vissu øll koma inn við tí sama

ja takk ingsólin olsen ger sovælja takk fyri ja eg eri púra samdur við erard joensen í hasum har eg lav eitt dømi fyri nøkrum árun fyri eftir hondini nokk so nógvum árum síðani tá arbeiddi eg sumsoialistur við einari uppgávu um at gera eitt sindur av undirvísingartilfari millum annað til at koyra upp á skip og tað var heta her um at at læra at hægreiða fisk væl at fáa tann hugburðin inn í í í ungarifiskimenn og ø øgiliga positivt og gottprosjekt men tað sum eg rendi meg í sum kanska ikki bleivi brúkt í lidna tilfarinum men tá ið mann tosaði við ungar fiskimenn umborð á á líniskipin og trolarum og alt her serliga umborð á útróðrarbátum og og íslenska bátunum líniskipinum tað var nógv ett sindurr hví skulu vit leggja okkum eftir at kivja so væl hví skulu vit leggja legga okkum eftir at taka hjarta úr fiskinum og og blóðlivir rar og okur guldu vita hvat tá ið vit liggja og landa í reyðvinnu á ein partrolara hvar livrar og garnar hanga í hvørjum fiskiog ta er eingin munar á prísinum tað er hatta har sum er so ólukksáliga leggjandi fyri allan hugburðin hjá fiskimonnum og fyri alla fiskivinnuna visti ikki meir samanhangur millum tey ynskini vit hava til hæggreining umborð
og tað sum so hendir við vøruni á landi so ja brarasovnin ongantíð ov tíðliga ja takk takk fyri so er næstur at røða landsstýrismaðurin árni skoli
at hetta sum onkur sigur næstan skuldi føra til eitt aðal orðaskifti um fiskivinnu tað yvirraskar meg eitt sindur men men sjálvandi tað sigur nakað um hvussu hvussu nógv hetta fyllir og hvussu hvussu nógv fiskivinnan fyllir í í líkasum bivístoytuni hjá okkum hetta er í grundini eitt øgiliga einfalt mál onkur hevur sagt heftir innviklan eg haldi athta er øgiliga einfalt tað sum adraga seg um er at vit hava ella tingið hevur samtykt í desemburmánað at ein partur av tí sum er í vinnuligum verkætlanum ella verkætlanir menningunýskapan at at tað skal kunna leggjast um og tað er tann parturin sum er í ískoytiskvotur tað vil siga at tað sum onkur hevur sagt her á á pallinum um at tað er kvotur til ít tøkið skipakeyp og sovíðari tað er tað ikki tí tað er punkt í paragraff níggjuogfjøruti punkt stykki eitt og punkt tvey meðan tað er faktiskt bara tað sum er paragraff níggjuogfjøruti stykki tvey ískoytiskvotur sum nú kunnu leggjast um tað er tað sum tingið hevur samtykt og fyri at royna at gera tað einfalt so er tað soleiðis at tær kvoturnar sum koma inn í paragraff níggjuogfjøruti tær koma frá trimum ymiskum støðum tær koma frá paragraff fjúrtan tær koma frá paragraff fimtan stykki eitt og tær koma frá paragraff fimtan stykki tvey tavilsi at tað eru tríggjar keldur sum koma saman og blíva til hesar hesar kodurnar sum eita sum íðirskriftin eitur her

tá ið mann so fer at deila út tá ið mann fer at deila hesar kvoturnar út aftur so veit mann ikki um tær kvoturnar koma frá tí einu greinini tí næstu greinini ella tí triðju greinini tí at tærr koyrdar í ein pott paragraff fimtan stykki trý so er so sigur lógin at tá ið mann fer at leggja um so skal mann mótrokna hesar kvoturnar í paragraf fimtan stykki eitt og vísir bara til ta einu paragraffina ella eina stykkið og tað tað ger at tey sum við lógini sum bleiv samtykt í desembur fáa rætt at leggja um faktiskt tað blívr eitt sindur olympiskt í tí tí tað er bara tey sum sum eru so skjót at tey liggja innan fyri ta nøgdina sum liggur í paragraff fimtan stykki eitt sum klárar a leggja um tað vil siga at tað sum kemur frá nøgdini í paragraf fjúrtan og tí sum kemur í nøgdini í paragraff fimtan stykki tvey ikki kunnu leggjast um og tað er tað einasta sum hetta uppskotið faktisk biður um ella vil hava tingið at samtykkja tað er at vit faktiskt kunnu umleggja allar tær nøgdirnar sum eru útlutaðar sum ískoytiskvotur og ikki bara tað er sirka trýss prosent sum kunnu flytast upp til paragraf fimtan stykki eitt ikki hundrað prosent av nøgni so so tað er í grundini ein øgiliga einføld teknisk broyting av lógini sum er tað sum fiskimálaráðharrin gjarna vilda hava tingið at at samtykkja so so hetta er faktiskt eitt øgiliga e ein øgiliga einføld broyting í lógini hin broytingin sum fiskimálaráðharrin biður um at fáa samtykta her er atum tað eru skip sum ikki fáa ikki fáa hesa kvoturnar umlagdar men vilja sleppa at flyta hesa kvotuna frá tí núverandi skipinum sum tey hava til eitt eitt umbýtisskip ikki til eitt annað skip men til eitt skip sum tey keypa ístaðin fyri ta skipið sum tey hava nú so byr hann um heimild til at sleppa at gera tað í dag er tað soleiðis at ískoytiskotirnar eru fastbundnar at tí skipinum sum tær eru útlutaðar til tær kunnu ikki landsstýrismaðurin kann ikki flyta tær yvir til eitt nýtt skip so so hetta er í grundini ein øgiliga einføld broyting sum sum biðuð verður um og og tí má eg siga at er øgiliga iviraskaður av at tað førdi til eitt so víðfevnt orðaskifti um fiskivinnu tað hevði ikki roknað so eg haldi ikki at eg havi so øgiliga nógv meir at siga um tað øhesar ískoytsskoturnar eru útlutaðar til sjey ymisk skip so so hetta rakar sjey ymisk skip ella sum hava møguleika at leggja hetta um so so tað er tað eg haldi ikki at eg havi so øiliga nógv annað at siga um tað enn at eg hopi at hetta hetta verður samtykt og at vit so kunnu handla upp á tað sum
um tingið faktisk samtykti í desembur takk fyrija takk
fær heino viðmerkin hara formaður su vit taka ta tekniska í tí tú sigur landssmaðurin at tað er ikki so innviklað men kann landstusmaðurin so greiða tingini frá hvat merkir het tær í tonsu atr eir verða víst til grein sekstan og níggjuogfjøruti og fimtan og stykki trý ogso framvegis atsí at tí nakað v løkvum mørkum tá tað r omanfyri so fær meira til vinnuligar royndir í verkætlanini men hvat merkir hetta her merkir tað at summi av teimum sum hava fingiðtil vinnuligar royndir í verkætlaðirnar sum fingu tá tað vóru omanfyri markið a norðurasøðut missa tey tað ella fáa tey tað bara eftað er n eyglegi einfaldir spurningur tá tí hann situr so einfalt og hvussu nógv ton snýr et ta seg um tað sendur ikki uppskotin
hvat kann hann kana garief frá tí
árniskólitakk fyri spurningin høgni hoydal tað er tað er altíð alt er hetta bara tað sum er útlutað sum ískoytiskvotur sum sum hetta sum sum vera tær sum nú kunnu umleggjast til til varandikvotur hinar greinarnar í paragraff níggjuofjøruti eru ikki raktar av hesum og tað sum tað tilsamans dragar seg um eru á leið fimm túsund tons av makreli sjum um sjey túsund tons av norðrasild og tólv túsund og gott tólv túsund tons av svartskjafti tað r tað eru tað eru tær samlaðu nøgdirnar visti mann tekur visti mann tekur eitt einstakt av hesum skipinum og hyggur eftir teimum so er tað soleiðis at vissu vit ikki broyta lógina vissi hon verður verandi sum hon er nú so so í staðin fyri og eg eg tími iki at nevna navnið á skipinum men men eg kann nevna tonsini hetta eina skipi kundi vistu tað slappa at leggja alla ískoytskvotina um fingið átta hundrað og níggjuoghálvfems tons av makreli men vissu vit ikki broyta hesa lógina so fær tað so havi eg bara heimild at umleggja sjey hndrað og einogtrýss tons av hesum átta hundrað g nígjuoghálvfems tonsunum av sildini so so er far hetta skipið fjúrtan hundrað og trýogfjøruti tons og eg fái bara heimild at umleggja sjey hundrað og tjúgu tons og av svartskjafti er tað trý túsund trý túsund tons og eg fái bara umloyvi at umleggja tvey túsund og níggju hundrað tons tíðin er farin ha
íðe nú farin ja so ver n
jakom mikkelsen gersvælandstýrismaðurin greiddi sera væl og pedagogiskt frá sensunum í uppskotunum at tað í veruleikanum er øgiliga einkult tann tann samlaða myndin av fiskivinnulóggávuni kann tykjast fyri mong eitt sindur sum eitt innviklatalv og men mín hálningur hevur verið alla tíðina tá ið mann endaði úti í tí sum vit arvaðu frá høgni hoydal við øllum menningarkotuna alt tað so ræður um at vit fáa skipað tað soleiðis at øll hesi tonsini sum liggja flótað millum ja úti í fiskimálaráðnum at tey verða avgreita endaliga soeisar at at mann ikki politiskt skal nerta við meiri fleiri kvotur pá hendan mátan sum hann hevur gjørt nú aftan á tað sum hendi undir síðst samgongu og sum vit hava arvað tí eri eg øgiliga fegin um at at at tey seinastu honsini kunnu vera

oddnuskál í gerðsfólktakk fyri ják mikkelsen at hetta eru tey allarseinastu tonsini sum eru útlutaði tað eri eg ikki hundrað prosent sikkur í tí at sum so nógv hava verið inni á tað er hetta er dynamiskt vit vita ikki vit vita ikki hvussu hvussu morgindagurin ella næsta ár fer at síggja út nýggjar vinnur nýggj tons kunnu stingast upp og so víðari so so hetta er ikki tað at umsita fiskivinnu í føroyum fer ongantíð at vera einfalt tað trúgvar ikki uppá eg trúgvi ikki uppá at hetta sum hevur so stóran týdning fyri okkum ikki fer at vera eitt øki sum verða noydd at interessera okkum fyri og noydd at blíva við og áhaldandi at arbeiða við
tað eg noydd til so
ja takk so er tað christian andreasen gersuvæl takk fyri harra formaður hendan samgongan hevur broytt fiskivinnuskipanina til eina skipan sum kann brúkast í praksis vit hava avtikið uppboðssøluna og nú erur nú eru opta mismir vinnuni aftur og tað er ýíløgur verða gjørdar og í hesum partin av vvinnuni ogsvíðari tann partin sumvar á upboðssøluna hava vit so koyrt út til aðrar nýggjar aktørar tað skuldu smakkað ter í eygum í andstøðuni og nú er tað ein spurningum at gera tað liviligt hjá teimum nýggja aktørunum sum vit hava játtað kvotur til altíð gendamálið at minkað um tað politsku úttarina at fáa s nógv t til vinnulívvið sjálvt at at at at umsita við so lítlari politiskari o íblandingumsum evirhøvur møguligt hetta er bara ein ein ein ein ein tekniskt broyting fyri at uppfylla tað ynski sum vit hava havt gjøgnum longri tíð í samgonguni
at fáa skil á hvítvínuna
órniskáli takk fyri øtað er púra rætt at hetta her er í grundini ein øgiliga einføld teknisk broyting sum vit gera hendan førir øgiliga lítlan politikk tað tað tað lógaruppskotið sum kemur nú hetta er faktiskt bara fyri at nágreina at tað sum hann hevur samtykt í desembur kann útførast í praksis hitt er at tað tann seinna broytingin sum gevur mær ella fiskimálaráðháranum møguleika til at flyta kvotuna í fall at ein aktørur ikki hevur lagt um men ynskir at keypa eitt nýtt skip í staðin fyri eitt sum hann hevur í dag tann heimildin er so bara galdandi inntil allir hava lagt um so ar tað soeru vað ikki brúk fyri tí heimildini meir
so tað er taðja takk fyri tað eru ikki fleiri sum tað eru ikki fleiri viðmerkingar og tað eru heldur ikki fleiri sum hava biðið um orðið so orðaskiftið er at enda og hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð síðani koma til næsta mál og tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar fimmoghálvfjerðs tað er eitt uppskot til løgtingslóg um sjálvboðið føroyagjaldeg skuldi biðja um framsøgufólkøh fyri fólkaflokkin er tað jákur mikkelsen fyri sambandsflokkin er har joensen fyri javnaðarflokkin er tað akselið johannesen fyri tjóðveldið hollareynatico fyri miðflokkin stefan klein poulsen og fyri framsóknir er tað ruth vang og fyrst fær jákup mikkelsen
gersvæharra formaður tað er pállareynatúgvu løgtsmaður sum hevur lagt fram løgtinslóg um sjálvboðið føroyagjald og tað sum endamálið er við uppskotinum er at fáa niðurlaga blokkin og at vit gerast til eitt samfelag sum er búskaparligt sjálvberandi og eg haldi eg tori at siga at allir flokkar á tingi taka undir við júst tí hugsanin og tað má eg siga at er eitt gott útgangsstøði um tankarnar hjá pállareynatúgvu um at tað skal vera eitt sjálvboðið gjald er eitt sindur luftigt tað er hvussu eitt hugskot og eg veit ikki ordiligan hvussu hvussu eg skal fyrihalda meg akkurát til tað men eg vil gjarna siga harra formaður at tað hevur órógvað meg nú í mong ár at vit hava ikki bara eitt tað ríkasta samfelagið í heiminum vit hava ein tann hægsta livirstandardin sum finst og vit hava ikki brúkt høvið nú vit hava havt so stórar inntøkur sum ongantíð fyrr til at gera eina regulering í bláskinum vit hava vissu vit fara nóg langt aftur so vit havtfróntarnar sum søgdu loysing og samband har var eingin millumveður men sum tíðin er farin so tosað tjóðveldið ikki longur um loysing og sambandið hevur eisini førkað seg inn móti miðjuni og og hevur fráboðað at mann innanfyri tíggju ár roknað við at blokkurin lítlan og ongan týdning hevur ikki minst tí at hann ikki verður prísasiguleraður so eg vil siga grundarlagið undir einari politiskari semju er absolutt innan fyri ein reellan møguleika og eg gleði meg faktiskt til diskussiónina í fíggjarnevndini av hesum málinum kanska hetta verður tað sum innsitamentin til at at vit fara at koma til eina niðurstøðu sum sigur sum leggur í fastar rammur hvussu vit skulu lækka blokkin frameftir eg veit ikki um um tað er eitt gott hugskot við einum ein einum frívligumella sjálvbodnum tjaldi tað er tað er øgiliga idealistisk tað siggul bara vit eru kanska bara nøgur fá sumhøvd vilja verað við til tað men eg taki undir við at mann politiskt fer at arbeiða framímóti at leggja tað í eina fasta rammu at vit lækka blokkin eg haldi at vit sum samfelag vit eru nóg nóg rík samfelag til á ein legaligan máta at minka hetta gjaldið tí vit fáa trý hundrað milliónir tað er ein ógvuliga lítil partur av okkara brutnusjóva úrsøku so so eingin pjøvist at óttast fyri at vit fara ta leiðina men hinvegin tað er eingin orsøk heldur til at taka avgerðir og at fara so harðligani fram attað kann fara verða brúkt ímóti okkum at tað kemur at niðurlaga onnur ting í vælferðini hjá okkum men vit hava absolutt ráð til at fara ta leiðina takk fyri harrar

so er tað pollareynatigu sum fær eina viðmerking ger so væl takk fyri formaðurin og eg skal eisini takka jagum mikkelsen fyri hansara viðgerð av hesum málinum eg haldi at eg haldi at hann er komi nokk so væl inn á tað at at vit mugu royna at finna felags stev um um tað at fáa tann føroyska búskapurin sjálvberandi og at flokkarnir siga seg taka undir við tí til hetta uppskotið ja hetta er eitt sindur alternativ tað eri eg fullgreiðiri yvir sjálvur ømeni men hinvegin so er tað púrasta sjálvboðið og nettupp tað t tað er sjálvboði tað átti eg hvussur at gjørt tað mann sigur also hvør hvør er skaðin altso vissu fólk sjálvboðin vilja gjalda hetta gjaldið uttan mun til hvussu nógv ella fá tey eru so er tað hóast alt
eitt lið tann rætta vegin takk fyri
øh jakkameikkelsa har fór maður ja tað er eg vil siga at alternativigt er uppskotið í øllum førum eg haldi ikki vit hava sæð eitt sovorðið uppskotið nakrantíð og eg má siga at tað er hugtakandi at at tingfólk kunnu vera kreativ upp á so nógvar ymiskar mátar men fyri at taka tað seriøsa í hesum her so vil eg siga at er tað nakað sum vit sum sita á løgtingi í dag og tað er galdandi fyri bæði andstøðu og fyri samgongu allir flokkar áttu at satsa niður og hugt eftir skulu vit fáa eina breiða semju um hesi viðurskiftini soleiðis at vit kunnu siga at vit húsast her í føroyum í einum ógvuliga ríkum og góðum landi vit fara at gera nakað miðvíst sum sum ger at uttan at skapa óróp á nakran máta so fara vit at seta okkum sum mál at tá ið eitt ávíst áramæli er av er ikki neyðugt hjá danskarum at senda pengar heimellum okkum tað
tað hevði verið heilt fantastiskt takk fyri
oer tað bjarni kárasson gersu væl takk fyri harara formaður tað er tað er oriliga gott at hoyra jakum mikkelsen í sínari røðu greiða frá um hvussu hann kundi hugsað sær at vit fingu skipað ein loysn fyri hvussu vit niðurlagu ríkisveitingina men onkursvegna hugsi eg at tað krevur eisini at mann politiskt blívur samdur um at hann má vera eitt annað skil í almennu kassunum soleiðis at tað verður ella fíggjarliga haldført og soiðis sum tað er bygt upp í dag so haldi eg at tað tað er eitt sindur tilvildarligt og kann hava eina samgongu sum kanska dugir at ansa eftir pengunum eina aðra sum eg ikki dugir tað skal ikki fara so nógvin á beint nú men at mann onkursvegna má fáa tað í einum skipaðum skipanum loysti eisini soleiðis at at búskapurin hongur saman tann almenni h nú er framsókn akkurát lagt eitt eitti uppskot fram um eitt fíggjarpolitiskt regluverk har mann onkursvegna setir fíggjarligu rammurnar tað føli eg eisini vera ein fortreyt um vit nakrantíð skulu blíva samd um ella skapa fortreytirnar y

ja eg fari at takka fyri viðmerkingina og eg eri faktiskt rættiliga samdur við bjarni kárasom petersen um tað sum hann sigur eg havi nú hesa seinastu tíðina tosað inni í flokkinum í fólkaflokkinum eg haldi atg havi levnt tað inni fíggjarnevndina eisini at vit áttu eisini at fingið eina breiða semju millum samgongu og andstøðu um nøkur týðandi viðurskifti sum hava við okkara búskap og okkara fíggjarlóg at gera eg ivist ikki eitt petti í at vissu vit settu okkum niður og eg kundi hugsað mær og tað er ein áheitan á nýggja fíggjarmálaráðharran una rasmussen um kanska taka tað fyrsta stigið har ið allir flokkar var bodnið við til at kjakast um vita um at finna eina semju um hvat hvussu nógv skulu vit tey næstu fimm árini næstu tíggju árini lata tær almennu útreiðslurnar vaksa til dømis tað er eitt parametur tað eru onnur ting sum mann eisin kundi tikið uppp tað hevði verið fantastiskt og tað er akkurát sum bjarni kárason petersen vísir á at tað at at gera eina semju um at lækka blokkin í sær sjálvum er ikki nóg mikil tú ert noyddur eisini at tryggja at búskapurin tolir tað og at vit at tað er skil íð so eg tað nakað sum tíðir upp á at higartil tað sum eg hevði hoyrt frá so er kanska
ein nokk so breið semja um hesi viðurskifti takk fyri
ja so er ta akseljóhannesen gersuvæl ja takk fyri harra formaður eftirhein fyrsta viðgerð av henun uppskoti frá pállareynatrúgvu har tað er eitt lógaruppskot har hann sigur at føroyingar skulu hava møguleika til at rinda eitt nýtt gjald sum hann kallar fyri føroyagjaldið og tað er soleiðis at øll tey sum vilja alto að er væl frítt bæði hjá borgarum og hjá fyritøkum kunnu rinda tvey prosent inn til landskassan og hesi prosentini skulu so brúkast til at niðurlaga ríkisveitingina og sum eg lesi uppskotið um all allir føroyingar og allar fyritøkur í føroyum tóki undir við hesn her og rindað tvey prosent inn so hevði ríkisveiki kunnað lækkað við trý hundrað og tjúgu milliónum krónum lat meg siga beinanvegin at javnaðarflokkur heldur ikki at hetta er eitt gott hugskot av tvinnum orsøkum tann eina orsøkin er ati at visti tú rindar inn um vit siga tað at allir føroyingar í tvey túsund og tveyogtjúgu ella tvey túsun og trýogtjúguta uppskotið kemur ú gildi rindar tvey prosent inn so koma trý hundraðogtjúgu milliónur inn g so lækkari mann ríkisveiina við trý hunraðog tjúgu milliónum krónum men allir føroyingar kunnu so melda frá í tvey túsndog fýraogtjúgu og ikki rinda inn so hevur mann faktiskt korið ríkisveikinar trý hunraðog tjúgu milliónum øhog man ikki hevur ikki pengarnar allíkavæl tí at føroyingarnir trygjta aftur tað kann jú gangið ganga út frá tær vlit einaher vit taka tað aftur so sjálvums har er tað ein góð fígging og hittsjálvu e ikki ivist í at at uppskotstillarin er væl meinandi og og brenni fyri hesum her men vvit sum samfelag fara inn á ein loysn har mann sigur at tað er frívilligt hvat mann betalir til tað almenna se kundi tað øgiliga skjótt veri at nøkur vildu betala til heilsuverkið men ikki til skúlaverkið onnur vildu betalt til ein tunnil í miðstaðarøkinum ug ikki í suðuroy og so framvegis tá er vandi fyri tann solitrariteturin sum er millum okkum føroyingar hat vit annarhvørt øll rinda ella rinda vit ikki tí at vit ikivilja hava tað at hann hvørvir og tað haldieg eit sindur vandamikið tí haldi at vit eiga at halda okkum til tær inntøkur sum eru ásettar við lóg sum øll hava skyldu til at rinda á jøvnum g føtu øh inu orsøkin at vit eru ikki taka undir við hesum uppskotunum men tá tað er sagt so so er tað eingin ivi um ati at javnaðarflokkuin heldur at vit eiga at arbeiða okkum fram ímóti at vera búskaparlig sjálvbjargin og tað haldi eg vit gera hóast alt sjálvt um tað er yvirstøka løtu í at uppskotistillar heldur elt ganga nógv skjótari men sum man hyggur eftir hvussu støðan er í føroyum í dag í mun til fyri fyri tjúgu árum síðani so so eru vit o hava faktikt tikið risafet í mun til hvat hvat veit ingur vit fáa í heilríkisveiting í mun til í prosentun í mun til hvat vit fingu tjúgu árum síðani so eru vit so hava tikið fet ta á røttu leiðina men hjá javnaðarflokkinm er tað sjálvandi soleiðis at vit vilja ikki spæla særd við vælferðina sjálvandis suldu vit tryggja at at í føroyum hava vælferðar tænastur í í heimsflokki munu siga tað soleiðis í minsta lagi jøvnur føtu við okkara grannalond men at vit alla tíðina eiga arbeiða eftir at vera meira fíggjarliga ella búskaparliga sjálvbjargin og ein fortreyt í aldi bjarni kárassom var inni á tí tað er at vit eru fíggjarliga og búskaparliga apyrgdarfull í føroyum tað er ðfyrsta fortreytin fyri at vit kunnu fáa ein ein sjálvberandi búskap og taka stig móti sjálvberandi búskapinum og at hyggja vit eftir seinastu frágreiðingini já búskaparráðnum so var tað altso ein lemjandi kritikkur av búskaparpolitikkinum hjá sitandi samgongu so við tí búskaparpotikkinum koma vit ikki langa leið á jálvsbúsagisleið men vit mugu heilt einfalt stýra ikki bara tí at vit skulu vera meira jávsjálvbjargin men eisini fyri at hava eitt samfelag sum vit hava ráð til tær avbjóðingar sum koma í framtíðini millum annað við broyttari aldurssamanseting framvegis so mugu vit føra ein ábyrgdarfullan fíggjarog búskaparpoltikk tað er fyrsta fortreytin undir øllum bæði vælferðarsamfelagnum og eisini um vit búskaparliga skulu vera meira sjálvbjargin so tað vil javnaðarflokkurin samstarva við allar flokkar um eisini uppskotsetarin í tjóðveldið men hetta uppskotið halda vit ikki skilagott og og fara at atkvøða ímóti
uppskotið kemur læruviðgerð takk fyri harra formaður ja takk fyri
takk fyri harra formaður øhnú var aksele johannesen eitt sindur átí við við hesum her fíggjarliga haldførunum sum skal til framsókn hevur roynt at gjørt nógv burtur úr at mann vil gjarna hava skil í teimum almennu kassunum og á tinguni mæla runt og tað er fíggjarliga haldført h og taki javnaðarflokkrin eisini tað veit eg meni tað er nógv sum kundi bent á í øllum førum at formaðurin í javnaðarflokkinum fer at møguliga blíva løgmaður aftaná ei komandi væl og tá er tað nokk so relevant at spyrja um tað í einari stjørnu javnaðarflokkinum er pláss til at avvikkla ríkisveitingina á eitt ella annað nivoð tað vita vit í øllum førum at tað eru nógvir flokkar av tingi sum ynskja men tað tað tað verður ført fram oftani á javnaðarflokkinum at so leingi tað ikki gongur út yvir vælferðina so kunnu vit men menætla
mama hansara gera nakað við tað takk fyri
so er taansenja takk fyri spurningin bjarni karasom petersen nú vita avt ikkihvat hendir aftan a koma tær væl meni men tað er sat ta siga ata kki vt máa ganga út ír vælferðina so meina vit veruliga han tað at vit hava aflan t arbeiða fram ímóti at føroyingarnir fáa teitt sinur lættari í gerandisdegnum men ø tað eigur um alt gongur væl um vit føra havaábyrgdarfulna fíggjarpolitikk so eigur tað verður rúm fyri eisini at taka stig ímóti at vera bskaparli meira sjálvbjargin men hvussu støðan sær út í tvey túsund og trýogtúgu og fýraogtjúgu ella tvey túund og áttaogtúgu trupult at meta um tí tað kann væl vera at vit eru eina støðu hr vit hava negativan búskaparvøkstur so er kanska ikki sørt rúm fyri tí men sum gongdin er akkað í løtuni og vit eru ábyrgdarfull og stýra við skili so eitur ta vit rúm fyri tí sum gongur in verður seinastu árini

pállareynatúgva eina viðmerking ja takk tyri formanðnin javnaðarflokkin fyri eina eina eina konstruktiva viðgerð av uppskotunum tað við at eingin áramál seting er í tað at mann kann tekna til fyri síðan at tekna frá aftur tað var eisini nógv umrøtt í fyrireikingini og tað var faktiskt í í samrað við við umsitingin í tingini at vit hildu at tað var frægast at eingin áramáeinki áramál skeið var inni annars ór tíggju ár nevnd sum ein ramma sum mann skuldi melda seg til hesa skipanina men vit hildu so at tað var meira meira rímiligt at fólk kundu hava sítt frælsi til a siga ja ella nei nær tað skuldi vera men sjálvandi indlishift er jú at eg hugsi at tá ið mann fyrsti sagt ja so merkist at mann siga ja
frameftir eisini eg haldi kortini í samband við nei eg haldi tíðin fór eg má svara meira seinni takk fyri
jaertaðseli johansen ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkinna potlarenatigvu eg eri samdur ataðer trupult at siga tað at mnnskann binda seg nógv ár framyvir at betala inn tað ber ekki heilvt til tá tað r tá tað er eitt val meni eg vil sia tað soleiðis vissu eg var ein ein ordilig ordilig fullveldismaður eg átti nógvar pengar so eg goldi seks hundraðog einogfjøruti miliónir inn í eitt ár og so argi g eftir tat ikki tað aftur so tá ið ríkisveikini vekk men so manglaði landskasntær pengarnar men eg eri hvørki fullveltismaður ella e nógvar pengar so
tað kemur ikki at henda takk fyri har fár mannin ja takk so er tað næstu røðari er har joensen fær orðið
ger so vælja takk fyri harra formaður nú endaðu tað við at mann fær faktisk rættiliga góða mussión av øllum uppskotunum sum koma frá pollareynativu og tað er so einki ringt í tí men akkurát hetta her er eitt sovorðið snilt uppskot haldi eg sum pollareynatigvu er komið við og tað er sikkurt gjørt í í eini glaðari løtu suðuroya sandi nú aftan á at tað bleiv skotið ígjøgnum har suðuri so roknar hann við at alt ber til uppskotið er tekur útgangsstøði í at okur skula hava eina sjálvbodna skattahækking til at gjalda niður blokkin og nú havi eg so endiliga forstaðið hvussu tað er í tjóðveldið ætlar at fíggja fullveldið soleiðis frameftir men men hetta er eitt sindur av einum øvutum logikki tá ið mann so kann melda frá og siga tað at nú tímir ikkiat betala meir so eg veit ikki um tað er soleiðis ið teir hugsa men eg sigi sum aksel ver johannesen hetta er ikki eitt uppskot sum sambandsflokkurin fer at taka undir við sjálvt um partar av sambandsflokkinum kanska hava proklamerað at blokkurin skal vera vekk innan fyri eini tíggju ár so haldi eg tað ger einki um okur bíða nøkur ár afturat tí tað sær út sum at okur fáa eitt eitt press frá inflatión nú í komandi tíðum og kanska tað verður kanska tað verður í og við at at blokkurin er er frystur so kemur hann jú at merkja minni og minni soleiðis sum tíðin gongur og eg haldi at tað ger einki um pollareynatúgvu og okur onnur bíða eftir at virkningurin ella at av effektum ella íkasti frá blokkinum til fíggjarlógina verður yvir tí kemur at minka kanska nakað skjótari enn okur høvdu roknað við ø annað upp á sjálvandi inflatiónina hvussu hon kemur at at arta seg hinvegin so eri eg púra avkláraður við at innan fyri eitt vistuáramál so kemur blokkurin ikki at merkja tað stóra í tí føroysku á á tí føroysku fíggjarlógini vissu okur fáa eitt inflatiónspress kanska upp á eini fimm prosent so innan fyri eini eini tíggju ár so so er blokkurin meira enn hálveraður í virði í mun til hvat hann er í dag tað verður oftani í í íviðgerðini av blokkinum so verður hann settur í forhold til btu tað er kanska serliga fullveldisfólkini við tjóðveldinum á ádda sum sum ynda at brúka seta blokkin í forhold til btu og og sjálvandi seks hundrað milliónir í forhold og tjúgu milliardir tað er jú ikki so nógv men seks hundrað og einogfjøruti milliónir í forholdil seks milliardir tað er so immervekkt tíggju prosent sum á statvek er av fíggjarlógini og tað er væl tann rætti mátin at seta blokkin í rlef tað er at seta við forhold til tað til har sum hann er í dag og tað er altso á fíggjarlógini at hann so er ein partur av betu tað er so heilt nakað annan men at at at fara og og neglesera blokkin við at seta eina foraldbetu tað er skeivt ø hetta fer í fíggjarnevndina o okur koma sikkurtat hava eina stuttliga viðgerð av hesum her í fíggjarnevndini men tað skal fáa eina góða viðgerð og okur skulu geva okum tíð til at finna út av kanska eisini hvat tað verður fyri vat hvør áhugi ið verður fyri í hesum uppskotunum men polla renatygvur skal ikki rokna við at sambandsflokkurin fer at stemma fyri tí men okur skulu so geva tí eina eina eina positiva viðgerð og seta tað í relif til til til har sum tað hoyrir heima so tað er fyri sovið tað sum eg hevði at
at føra fram harra formaður
ja takk pollareynatygu farn eina viðmerking ja takk fyri formaður og takk fyriumrøðurna av málinum erhard joensen ja eg haldi at hetta er eitt uppskot sum er sjálvandi eitt sindur alternativur altso eingin ivi um tað og bara tað viðiet fáa kjak um hesi viðurskiftini tað er í útgangsstøði ikki eingin sigur fyri mítt viðkomandi men erhard joensen hevur sjálvur vísttankan um ein sjálvberandi føroyskan búskapur øgiligaøgiliga positiva vælvild og hevur tosað til fíggjarlógina øgiliga opið og alment um tað at at at at vit skulu fáa ein ein sjálvberandi føroyskan búskap tí er hettaher hetta er sumhetta er bara eit eitt íkast til tað at hetta er á sjálvbótnum stigi og eg dugi ikki ordiliga at síggja hvat mann skal vera bangin fyri ella hvat mann kal andreðas

so er tað erhardjoensen takk fyri harra formaður ja tað er tað tað skal leingin ivi verða um at bæði bæði eg sjálvur og og faktisk allur sambandsflokkurin er erinnstillaður upp á og og bevístur um at okur fáa ein ein sjálvberandi altso at okur hava ein sjálvberandi búskap men hetta her at seta blokkin í forhold til ein sjálvberandi búskap tað er hvør sítt blokkurin hoyrir heimaella er er staðsettur á fíggjarlógini og tað at tann er á fíggjarlógini tað er jú ein grund til tað hinvegin føroyingar hava ein sjálvberandi búskap altso okur hava eittipetú sum er upp á upp á altso á hædd við tey allar allarríkastu londini í heiminum so okara búskapur er meira enn blokkurin eg haldi at tað verður oftani brúkt í skeivum samanhangi hetta her at seta blokkin ligvið ein sjálvberandi búskap tí tað er tað er fullstendiliga hvør sín diskussión at hava ein sjálvberandi búskap og at ein blokkur er inni á fíggjarlógini tað tað kann slekki brúkast í í sama altso í somu hvat skal mann siga viðgerð so so tað tað havi eg ongantíð skilt og og komi e heldur ongantíð at skilja tí tí tað er tað ertvey
serlig ting takk fyri har fár mær ja so er tað
bjarni kárason petersen gersovætakk fyri harra formaður nú eru nú er tað eingin loyna at tað eru eitt sindur tvídeilt inni í sambandsflokkinum hvat mann meinar um ríkisveitingina øh men eg havi hug at siga hetta her sum erhard joensen er inni á við at at samanbera upphæddina við við btú tað haldi eg eisini eri eitt sindur ó ærligt eg haldi tað tað rætta er at samanbera tað við inntøkulandskassan sum liggja um kring tær seks milliardirnar sum gera tað verður áleið tíggju prosent men tað onkursvegna niglisera eisini tann pástandin um at at blokkurin verður minni og minni partur av av av búskapinum tí at vist tu samanbera við við landskassainntøkurnar jamen fyri at fáa blokkin at fara fórá at vera tíggju prosent av inntøkunum til at bera fimm prosent men so skulu landskassaintøkurnar tvífaldast altso tað er eitt sindur sum hendan her sótu medisinska komið uppá tiið nar sum vist tú bara tinnur tað nóg væl út so so verður tað heilsugott tað passar ikki mann má taka eina politiska avgerð um at avvikla blokkið
gen
er har jóansæl ja takk fyri har formaður nú setti bjarni kárasun meg í eina totala píni her tí at eg skilti ikki ordiligani eg skilti ikki ordiligani hvar ið hasum fíggjar politiski pástandurin endaði henni men tað sum er tað sum bara er ein veruleiki tað er tað at okum siga tað at um vit ikki okur hyggja eftir hvussu nógv fíggjarlóginum tá øktust útvarpinum av fíggjarlógini umleið hvat sjeyoghálvmilliónir undir hesari samgonguni koma teir at hekka kanska nakað meira enn tað tað skjótt innan fyri átta ár eru so ein komma seks milliardir komin upp á fíggjarlógina afturat og yvir við at blokkurin er frystur jamen so kemur hann at minka yvir tí og eg dugi ikki at síggja ordiligani hvar ið skógvurin trykkir hjá hjá fullveldisdu fólkunum her inni tá ið hvussu mann setur lík eisini
eímillum upphædina ið verður betalt í blokki og politiska fíggjarliga óansvarligheit tað tað har har er ikki líkastein ímillum tey
so er tað helga ábrandsvarpið tær eina viðmerki har formaður eg eri at joensen er rættur tí at tað verður ofta brúkt eftir sínum rittur rikkurin í samband við bruttsjóvaraúrstøkuna og tað er skjóttan grund bruttsjóvaraúrstøkan er so stórt tal at øll onnur tøl bláa lítil aftur móti ríkisveitingin er við øllum kanska út við ein milliard og tað er eisini eitt stórt tal tað tekur tveyogtretivu ár at telja upp í eina milliard viðst tú telur eitt um sekundi alla fýra sekundir um har tøktir honum men men men tað blívur við at vera eitt stórt tal sjálvt undir fá prosent av brotskjóruuppstøkuni og teknir tú til at missa allan lønarskattin sum allir føroyingar rinda at landskassan so er tað bara átta komma seks prosent av brotskjóruuppstøkuni so út frá hasum røtti rikkinum so so mangla at vera lítið við at viðsla upp at betala skatt so kunnu vit prøva hvat hendir viðst at vit gjørdudi tað so hetta er eitt stór tøl og tykkj bara bara strika tað hetta er nakað sum er rættiliga stórur partur av
er í inntøkuni sum landskattin skal
koyr uppá tafyrinsentakkfyri harra formaður ja kanska var hatta har eitt sovort sikotomatiskt roknistykki sum helgi abramsen kom við har eisini at at vissi mann kann umvera bláttrin ja so kann mann kanska eisini unvera ein stóran part av av av persónsskattainntøkuni hjá hjá føroyingum ø eg eri sletkiki bangin fyri al eg havi ongantíð havt tað áskoðan at at at tað at blokkurin útger tíggju prosent av av inntøkum hjá landskassanum ger tað at okur her inn blíva fíggjarliga óalsfarlig vissi tað er so høvdu okur verið fíggjarliga óalsfarlig allíkavæl og bara upp á onkura aðrar mátar so eg eri slettki bangin fyri hasum blokkinum ohanmen men fakta er at hann kemur at at minka yvir tíð altso í í í virði og ávirkan og og og at seta og at seta hann í altso í relf tiltil úrstøkuna gevur púra slett yvirhøvur onga meining men um ja um tíggju ár tá svarar hann kanska til eini eini seks sjey prosent av av fíggjarlógini og og tá beginnur ha at blíva marginaliseraður so eg eri ikki bangin fyri hasum blokkinum soleiðis sum sumso nógv onnur inni her eru men ann sjálvberandi búskap sjálvandi
báðir hava okur og skulu okur hava tað takk fyri harra formaður ja takk so er tað steffan klein
frískligt uppskot sum pállareynatúgvu er komin við eg minnist mg ikki hava viðgjørt eitt líknandi uppskot nakrantíð fyrr í hesari tingsetuni og tað snýr seg um ein sjálvbodnan skatt sum uppskotstillarin kallar sjálvboðið føroyagjald og hvør er tað sum kann sjálvboðið meldast til hetta her tað er allir føroyingar allir persónar í føroyum og samstundis fyritøkurnar

tað sum er ásett í uppskotinum er at mann kann lata tvey prosent av skattskildu inntøkuni til hetta her prosjektið ella hvat eg skuldi kalla tað fyri atminka blokkin og og hjá fyritøkum er tað sjálvandi skatsklda skdinntøkan hjá fyritøkunim er yvirskotin

hvussu langt røkka so hesi tvey prosentini sum uppskotstillarin skjýtur upp tað er tað er ringt at at spáa um og og so hyggja eftir tabellini hjá uppskotsstillaranum so tað er hann feri givið at at trettan túsund løntakarar hegta seg upp á hetta her og tað er hálvtrýss prosent av øllum løntakaranm sum eru í føroyum og eg fekk ikki tí at kanna husu nógv feløg vit hava men he hevr fyrigivið at tað eru trý túsund feløg sum meldast til og tað vildi so givið trý hundrað og tjúgu milliónir um givið at hesi melda so til hendan sjálvbodna skattin

hetta leiðir okkum sjálvandi inn á kjakið um um loysing ella um at vera meir sjálvbjargin og og vit í miðflokkinum halda at vit skulu vera meir sjálvbjargin skulu stremba eftir at blíva meir og meir sjálvbjargin men hevur tað sloga fast at tað tað snýr seg um meira enn bara blokkin sum sum onkur annar røðara er víst á tað er tað eru

og ymiskt innan fyri heilsumál og og nøkur av hesum her økjunum

og tí koma vit nógv longur upp enn enn hesar seks hundrað og einogfjøruti milliónirnar sum sum blokkurin jú er altso tað er tað r en nógv størri upphædd vit tosa um vissu vit skuldu loyst her nú

tí haldi eg sum onkur annar eisini víst at tað er øgiliga misvísandi at bara tosa um blokkin sjálvt mann er kanska mest ítøkiligur tað er ein føst upphædd sum sum vit fáa á hvørjum ári men men tað snýr seg um so ræðliga nógv annað visi vit skulu vera hundrað prosent sjálvbjargin og v ofta hugsa um akkurát tað sum erhard joensen var inni á at at inflatiónin hon hon etur jú av blokkinum og og tað kann væntast at at vit fara at uppliva nógv hægri imflatión nú og og tað kanst síggja sum ein alternativur skattur altso imflatiónin etur jú eisini av okkara uppsparing samstundis sum hon etur av blokkinum og um ikki so nógv ár so so hevur blokkurin nógv minni av tíð en enn hvat hann hevur av tí í dag vishann verið verandi fastfyrstir og eitt er pengarnir eitt er at hesir pengarnir sum vit skulu sjálv finna ella ja vaksa okkum til visu vitsvitskulu yvirtaka alt hett her sjálvi men tað sum er gingið upp fyri mær í rættarnevndini er at at tað tað krevur nógvar kompetansir sum vit sjálvandi skulu arbeiða okkum fram til men tað krevur sanniliga eisini nógvar resursur at gera nógvumat hasam sum sum vit ikki hava í umsitingini í dag millum annað tá vit fingu rættargangslógina eitt eitt eitt so stórt og komplekst lógaruppskot som vit mugu bara viðurkenna at vit nokk ikki høvdu klárað í verandi støðu men sum sagt so skulu vit arbeiða fram ímóti at blíva meir og meir sjálvbjargin men men tað snýr seg um nógv onnur ting enn bara hendan blokkin sum sum fær mest fokus og visu vit so venda okkum aftur til uppskotið hjá pollareynatúgvu so so er tað øgiliga freistandi at at bara ja men hvís ikki stemman fyri hesum hetta er sjálvboðið so so sleppur ein og hvør føroyingur sjálvur at avgera um um mann vil átaka hesær hendan skattin og vit hava bara ein skatt sum sum minnir um hetta her tað er kirkjuskattin kirkjuskatturin og hannmunurin har er kanska at tú fært nakað aftur persónliga tú fært bæði nógvar pragtiskar tænastur men tú ert sanniliga at tú tú ert eisini limur av av fólkakirkjuni og har eru so ja umleið fýrs prosent sum sum sum gjalda kirkjuskatt so tað er ikki ikki so lætt at samanbera tað sum uppskotsstillarin skýtur upp við kirkjuskattin

fyri sovið tvey ymisk ting sjálvt um um prinsippið er er tað sama at tú frívilja meldar teg til ømen ein stuttligur tanki tí eg haldi tað verður av nógvum rópt rópt øgiliga hart um um loysing og loysing her nú hmen men ferð má so langt ella fara somu fólk so langt at at tey eisini fara í egnan lumma fyri at ja at minka um blokkin og annað so loysingin verður fram skjótari men akkurát hetta her sum sum onkur annar víst á tað at mann kann melda frá ella visu tað er tilfeildi eg veit iki um eg havi gjøgnumskoðað tað heilt rætt men visti mankann melda frá so so er eitt hol í í hesum uppskotunum sum sum ger at tað ikki hongur saman tí tað kann ikk vera rætt at at nøkur fólk melda til og og og samráðingarnar við danir verða gjørdar um um eina ávísa upphædd sum blokkurin skal minka við g síðani fólkini holpa frá so mangla pengarnar aftur so tað gevur ikki heilt meining meni eg veit ikki hvat hvat mann hvat hvør niðurstøðan er at tað er eitt frísligt og ov stuttligt uppskot sum sum fær nakrar tankar í gongd men eg haldi at tá i tað kemur til til loysing í samband so skulu vit jú stremba ímóti at blíva meir meir sjálvbjargin men tað snýr seg meir enn um bara
hnda her blokkin harra formaður takk fyri ja takk so er tað edva jakobsen sum fær eina viðmerking
at sittr rokna eitt sindur uppá hetta tá ð eg sati og líka sum fyrireikar meg til eitta uppskot hugdi uppá tað og ti hugsað tankan inn visti tú hevur eina eina bara eina unga barnafamilju og otað er vanliga inntøkur við snakka um tað kann vera tað kann vera tímalæntar inntøkur so so fært tú eina eina ein eyka skatt vil eg siga eitt eina eyka útreiðslu upp á minimums túsund krónur um mánaðin kanska tólv hundrað krónur vist annaðer eitt sindur meir fimtan hundrað av skatta av pengum sum mann skal betala eyka inn eg veit ikki orliga hvussu miðflokkurin akkurát er a tí mann kann hava ymiskar tankar um um hetta her at vera sjálvbjargin onkur segði í áðni vist inflatiónin fr upp á fimm prosent so hevði so hevði blokkurin minni á tíðia men tað seti so eisini pressað á aðrar inntøkur hjá landskassan tí at ríkisvarkin er jú bara tíggju prosent av teimum samlagu inntøkunum so tað landskassin kemur eisini undir press við se prísir og at mann sigur fær inflatiónini líka sum ferð sín veg so tá tá verður
ja so er tað steffa
klein poulsen ger suvælja eg veit ikk um eg skilti edvar jacobsen heilt rætt í mun til hesar túsundkrónurar skoma afturat altso altso hesin her skatturin er sjálvandi hann er hann er sjálvboðin men tá tað kemur til altso tilgongdina ið eg plívat vera at vera meir sjálvbjargin so haldi at vit skulu vera øgiliga altso vit mugu vera skilagóð og og og innsíggja hvat hvat tað er við at mangla at yvirtaka hvussu nógv tað krevur øog og og eg havi ikki tað fulla yvirlitið sjálvur eg havi avi funnið nógv hasi málsøkini fram men eg veit faktiskt ikki hvat hvat tey kosta uma hoyra at politiið kostar í øllum før um tvey hundrað miliónir sum vit hava í føroyum og og hvussu við við dómsstólunum og ella ja ja dómsvaldinum og og á restini og annað hvussu hvussu sær tað samlaða myndina út og hvat krevur tað í kompetansum og sanniliga eisini í altso í resursurin tá tað kemur til lógarsmíð altso har havi eg ikki tað fulla yvirlitið men eg dugibara at síggja at tað er so ræðiliga nógv meira enn enn blokkurin

ja so er tað pollareynatúgvu gersuvæl takk fyri formaðurin gleðiligt at framsøgumaðurin hjá miðflokkinum heldur hetta vera eitt frískuligt uppskot og tað er kanska eisini tað sum tað er ætlað tað er ætlað sum eitt eitt frískrigt lot inn í inn í kjakið um tann sjálvberandi føroyska búskapi hhvat vit fáa afturfyri eftirlýsir steffan klein poulsen samanber t onkurt í kirkjuskattin eg skal eg ikki blanda meg í tey kirkjuligu viðurskiftini men eg haldi tað er ómetalig hvat er týðiligt tá mann sær tað at at hvussu nógv serliga ung fólk vaksa við teir kensluni tá ið tey blíva sjálvbjargin fíggjarliga og so framvegis ar tey fáa møguleika fyri at at ráða sær sjálvum valda yvir sínum egna lívi og ein øgiliga týdningarmikil partur av tí er tað fíggjarliga sjálvbjargdi so hetta er hvussu ein útrætt hond til at at at koma nærri á
á tann bógvin takk fyri
stefan kleinpoulsen ja har formaður er nú endurtakið meg sjálvan men tað tað er sjálvboðið tað er tað sum er øgiliga frísligt og ja set nakrar tankar í gongd her men orsakað tú til at tók kirkjuskattin kirkjuskattin fram tað verður tí at tað verður nevnt í uppskotinum og tað er tað einasti skatturin sum tú frívilja atst tú ert meldaður til haldi eg við føðing men sum tú kanst melda frá og tað er mun til hvussu nógv kann mann vænta at fara at melda til hetta her altso tað eru tveir viðsum báðir viðsums niðurveitsvarpiðsettir gjildu við lóg so er tað tveir fríviliga skattum mann kann at átikið sær og eg haldi bara at teir ringja at samanbera tí tað eru fullstendiliga tvæ ymisk ting tað var bara tað eg royndi at lýsa tað ikki til at tú skuldi fáa nakað afturfyri har beint tí her eru tey sum veruliga brenna fyri hesum her og fara í egna lumma og og vit kunnu bara gita okkum til hvussu hvussu tað hevði riggað og tað er spennandi at prøva praksis men eg eg vænti neppa tað
tað verður veruleiki takk hara formaður ja takk fyri síðani
er taðruttvang sum fær orðið ger sovæl takk fyri harra formaður ja pálla roynatúgvu løgtingsmaður hevur lagt fram eitt uppskot um sjálvboðið má siga hetta er eitt eitt øðrvísi uppskot eittja tað kreativt hugsa g eg haldi undir øllum umstøðum vit hava gott av at fyri at halda okkum til hetta tí tað er so heilt sikkurt at tað sýnist at vera

tá ið løgtingsfólk tosa so sýnist tað at vera ein nokk so góður vilju til at fáa sett niður ríkisveitingina tað er bara spurningur um hví tað ikki verður gjørt tað harmar meg eisini so ómetaliga nógv at vit seg undanfarnu samgonga gjørdi nakað við at minka ríkisveitingina eitt lítið sindur um ikki annað onkursvegna at fáa sett hol á minkingina vit hava nú havt hákonjuktur í føroyum hóast korona hevur verið ein parantes onkursvegna so hava vit havt hákonjuktur í nógv ár og tað hevði ella tað hevur verið rúm fyri at minka veitingina so tað er ómetaliga harmiligt at vit ikki hava fingið tað gjørt fyri okkum hevur ein sjálvberandi búskapur týdning tí tað er eitt fet á leiðini móti sjálvræði tað sigur seg sjálvt atvt skuldu ráða okkum sjálvum so mugu vit eisini forsyrgja okkum sjálvum og so hevur tað eisini nakað við hetta sum longu er sagt fleiri ferðr her í dag at at hetta við moralin í at vit taka at vit taka ímóti einai ríkisveiting frá einum landi sum altso har sum vit eru ríkari per íbúgva vit hava hægri bruttutjóðar úrtøku per borgara so tað er undarligt altso at vit framhaldandi skulu halda okkum hava tørv á at móttaka stuðul úr danmark týdningurin av ríkisveitingini minkar fyri hvørt ár tað er soleiðis at ríkisveitingin er fastfryst og eg fari at rósa hesi samgonguni fyri at halda fast við fastfrystingina um ikki annað tí tað var eitt av tí sum eg var bangin fyri at mann fór at tiðna upp aftur soleiðis at ríkisveitingin fór at hækka ár fyri ár tað hevur mann so hildið fast við og tað merkir jú at virði av ríkisveitingini fer atella tað minkar alla tíðina tí lutfalsliga er tað minni og minni partur av føroyska ibúskapinum og nú snakkaði onkra um inflatión og og sjálvandi er tað ein trupulleiki men fáa vit infilatión so fer so fer virði av blokkinum at minka enn skjótari

seks hundrað og einogfjøruti milliónir er seks hundrað og einogfjøroøruti milliónir eg eri samd við teimum sum siga at tað er kanska eitt sindur av manipulatión at sammeta við brutlutjóðar rurtøkuna tí hesar seks hundrað og einogfjøruti milliónar fara at mangla á fíggjarlógini hvør einasta króna altso vissu vit nú høvdu tikið ríkisveitingina av í einum og tað eru tað er seks hundrað og einogfjøruti milliónir og tað hevði høvdu vit merkt men vit høvdu saktans megnað yvir eitt rímiliga stutt áramál at fingið hetta fasa út og serliga tá eg hugsi aftureftir høvdu vit kunnað umværa ss góðar hálvtrýss milliónir tíggju tey seinasstu árini ja tað høvdu vit eg trúgvi ikki tað hevði havt stóra ávirkan á vælferðina í føroyum mítt størsta fyrivarni í mun til hetta uppskotið er meira tað demokratiska í tí altso eg haldi t að hevði verið ræðuliga undarligt visse tað var meiriluti fyri í tinginum at lata borgararnir ein og ein avgera um ríkisveitingin skal minka tá ið vit ikki finna út av tí at taka ta avgerðina í løgtinginum altso í prinsippinum kann hetta lógaruppskotið merkja at ríkisveitingin er vekk um tvey ár visti hetta fekk nóg stóra undirtøku so var ríkisveitingin vek um tvey ár so hava vit latið føroya fólk vit sum eru vald inn her á føroya løgting at taka avgerðir og at taka avleiðingarnar av okkara avgerðum ta avgerðina flyta vit nú út til føroya fólk sum sum einkultvís skulu taka ta avgerðina og tað er uttan avleiðingar tí at mann jú visti tað beginnar at sansa at og mann heldur nei nú havi eg brúk aftur fyri hesum her tveimum prosentunum jamen so kann eg jú melda meg úr aftur hesum klubbanum sum ætlar at skaffa føroyingum ein sjálvberandi búskap so eg haldi at her eru avbjóðingar í hesum uppskotinum og og og faktiskt haldi at tað er tann mest interssanti tankin í hesum at bara at hugsað sær reint teoretiskt høvdu vit funnið uppá her á føroya løgtingi at skumpa hesa avgerðina út til føroya fólk hettar at mann kann velja til og frá at gjalda skatt nú heldur onkur at tað í sær sjálvum er problematiskt tað haldi eg fyrisovut ikki vit hava sum sagt prinsippið í kirkjuskattinum eg síggi fyri mær men saktans kundi havt eina slíka skipan á øðrum økjum og nú hugsi eg ikki at

atat allir føroyingar skuldi altso mann skuldi atkvøtt fyri um mann vil gjalda ein eintunorðurfjall ella tveir ella ein tunnil til usuðuroyar til dømis tað er ikki grundarlag altso onkursvegna er tað nøkur ting sum vit mugu bera samhaldsfast men til dømis við kommunuskatti altso serliga tí at tey fíggjarpolitisku amboðini sum kommunur hava eru avmarkaði um mann nærmast er tvingaður til at brúka allar pengarnar altso um mann kundi gjørt t okkurt har eg havi slett ikki gjøgnum hugsata serliga væl men sum so eri eg ikki ímóti prinsippinum lat meg siga tað soleiðis eg veit ikki ordiliga at tað verður spennandi t tað verður ordiliga spennandi at viðgera hetta her í í fíggjarnevndini út frá fleiri vinklum og sum tað longu er sagt ella sum bjarni kárasom petersen vísi á vit hava sjálvur lagt fram eitt uppskot um eitt tað eitur við einum fínum orði fíggjarpolitiskt regluverk donskum vildi mann kalla tað eina bý skettlóg tað kanska gevur meira meining í í tí orðunum men at mann onkursvegna bindur seg til og nú veit eg væl at ein lóg kann ikki tryggja fíggjarligt skynsemi í sær sjálvum men onkursvegna verða vit noydd til at fáa eina langtíðar semju um hvussu vit stýra fíggjarliga tað at føra ein skynsaman politikk vitandi at eitt stýrið aftan á teg kann drena kassan uttan nakað tað er ikki serliga motiverandi og tað síggi eg sum eina stóra stóra avbjóðing eisini í mun til at fáa ein sjálvberandi búskap í føroyum sum sagt eg haldi a heta er eitt sera áhugavert uppskot rós til uppskotsstillarin um at royna alternativar vegir til ein sjálvberandi búskap tá ið tað nú ikki hevur eydnast í nógv ár at fáa eg skal so hvussur gera mítt til at hetta fær eina góða viðgerð
við fíggjarnevndini takk fyri ja takk
vevóru nakrar viðmerkingar pollareynatygvu ger sovæl ja takk til framsøgukvinnuna hjá framsóknruttvang fyri eina øgiliga góða og grundi ar viðgerð har sum mán eisini viðger fleiri prinsipiell atlit í hesum her í spurningin um um í hvussu stóran mun vit skulu loyva fólkinum at vera aktiv luttakarar í tí førdya politikkinum hjá heinari stjórn it vita tað at onnur royna so fólkaatkvøðuni í nógv størri mun enn enn vit gera spurningurin um mann kann hava eina skattaskipan har sum tú hevði nærsa velur tá tú ferðir inn á eina eina bensinstøðu at vaska bilin har kansn tú velja eitt luksvask ella eitt ella eitt øgiliga einfalt vask spurningur er um vit kunnu hava eina skattaskipan sum er sett saman upp á tann mátan at fólk velja um tey vilja betala eina høgan skatt ella lægri skatt og har vit fáa eina verri tænastu tað er øgiliga nógv viðurskifti sum mann kundi viðgjørt eitt sindur í ljósunum av hesum her men eg haldi tað tað týdningarmesta er at vit

ja takk ruttvang ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja og eisini út frá tí gleðir meg til viðgerðina í í fíggjarnevndini nemliga hetta her við kann tað hugsast og hevur mann dømi um frá øðrum londum at mann kann velja til og frá í skattaskipanini altso tað minnist sjálvandi um meira eina tryggingarskipan men eg haldi at tað er ein interssantur tanki og sjálvandi er tað øki sum veru púra útihýst frá einai fríviligari skipan altso grundleggjandi vælferðartænastur ímynti mær ikki at mann kann velja heilsuverki til og frá til aðir aðrar skipanir men men men okkurt annað kanska
takk fyri frú forkvina ja takk so var ein við
merking frá helgi abramsen ger sovælfrú forkvina nú nevndi ruttvang hetta her vælferðina hvønn hvønn týdning at havt í vælferðina má mtóksæ pengarnar burtur og og hann helt at vit høvdu kokkunna havt eina góða vælferð fri tannskylt tá royndi mann í tvey úsund og tvey a lækka ríkisveitingina við trý hudaðog seksogtrýss milliónum og avlopið sum í tvey túsund og eitt var sjey hundrað milliónir tað datt eftir tveimum árum ir á tveyogtjúgu milliónir og síðani hevur tað verið miðal undirskrot pá hundrað og fjúrtan milliónir og vist tú fekka undanfarnu samgongu sum siga at honum klárar tað væl ett avlop á eina komma fýra milliard har eru tvær komma seks milliardir í bloksstuðli pluss aðrar ríkisveitingar roknaðar við pluss ein komma tvær milliardir í forskattaðu pensjónum so uttan forskatta pensjónir og ríkisveiting varð talan um tvær komma fýra milliardir í undirskoti hvat merkir hetta fyri vælferðina vit vit skuldu nú taka
restina burtur takk fyri
ja takk ruttvang ger sovæltakk fyri eg má siga eg eri ikki ein av teimum sum halda at tað hevur ongan týdning um vít strikaðu ríkisveitingina tí eg veitat altso tá eg siti í fíggjarnevndini eg veit hvat fyri strýð ið kann vera um ja viðhvørt hálvtrýss túsund so seks hundrað og fjúrtan elei seks hundrað og einogfjøruti milliónir gera mun tað sigi seg sjálvt men eg kann ikki lata vera við at hugsa um tað at vit fáa hendan partin úr danmark er tað viðvirkandi til at vit føra ein ábyrgdarleysari fíggjarpolitikk tað eru nakrar teoriir um at tú altso onkursvegna at tú tú tú kennir ikki ábyrgd av pengum onkursvegna sum tú ikki krevur inn altso vit fáa teir ger tað at vit hava eina meira ábyrgdarleysa tilgongd til fíggjarpolitikki attas kaldað er áhugavert tølini sum helgi abramsen vísir á hvussu ótrúliga illa tað hevur gingið hjá okkum at stýra fíggjarliga yvir
tíð takk fyri ja takk næsta
frú forkvina hægstovan sigur at tað er umleið sjeyogtjúgu túsund løntakarar í føroyum um vit taka seks hundrað og fjøruti milliónir krónir í blokstovlu burtur av inntøkusíðni hjá landskassanum og lata allar hesar sjeyogtjúgu túsund løntakararnar býta rokningina millum sín so skulu tey rinda fýraogtjúgu túsund krónur í part í miðal um árið ella tvey túsund krónur í miðal skattahækking um mánaðin men nú er hetr ein frívilig skipan og tað er kanska bara tann minna helvtin av av veljaranum ella arbeiðafjelnuni sum sum eru loysingarfólk so um vit siga at sovi skulu helst upp um fýra túsund krónur um mánaðin við sbara loysingarfólkini skulu rinda hasar pengarnar fyri at gjalda seks hunraðog fjøruti miliónir krónur og so vita vit at øll loysingarfólk far ikki at rinda hesar pengarnar um vit siga at helvtin av teimum fara at rinda hetta tjóðveldisgjaldið við gleði so skulu tey rinda einar millum átta og níggju túsund krónur um mánaðan í part er tað so konu maður so skal teirrara húski rinda seytjan túsund krónur meira um mánaðin ella tvey hundrað og fýra túsund krónur meira um árið fyri hetta tjóðveldisgjaldið eg vænti ikki at tað vera nógv sum fara at fara at søkja taks um loyvi at fáa hesa eyka rokningina og ta ið tað kemur til fyritøkur sum eisini verða nevndar í her altso tað sum eg havi hoyrt heftir seinnu árini tað er eitt øgiligt rok um hvussu mann hvussu fyritøkur kundu sleppa undan at rinda kringvarpsgjald tí tað e fordýrt eg vænti ikki at tað hevra nógvar fyritøkur far bankað upp á at sleppa at rinda eyka fyri hetta her so so eg komi bara til ta niðurstøðu at vissu visu løntakaranir skuldu rinda alt hetta her og tað er ein frívilig skipan hvat mann fyrst skal vera tjóðveldisfólk ella loysingarfólk og síðani helst vera tann partin sum vil rinda fyri tað so fái eg roknist ikki at siga tað tað var seytjan túsund krónur eyka um mánaðin fyri tjóðveldishúski sum rinda við gleði tvey hundrað og fýra túsund krónur um árið eg vænti tað vera øgiliga fá sum sumi fara at biðja um loyvi at sleppa at rinda heftr her men hetta vís bara enn einaferð at støðan við sonevnda sjálvberandi búskapirnum í tjóðveldi hon er ikki so einkult sum eg gjørdi til og tað gongur øgiliga illa at finna útav hvussu hetta skal fíggjast nú er hetta bara bloksstuðulin men sjálvandi so er tað eisini aðrar ríkisveitingar í føroyum afturat og tær skulu koma so afturat hesum so so tað verður dýrt onkrastaðni men eg má viðganga at eg freististil at taka undir við esum uppskotinum bara fyri at vísa hvussu fá tjóðveldsfólk vilja rinda tað sum eitt fullveldið kosti

vovru nakrar viðmerkingar jaspur langaard ger sovælja takk fyri frú forkvina og eg takk fyri helgi abransen eg haldi at e nokk stuttligt at fáa sett tingini eit lítsindur í rdf at fáa set eitt sindur í perspektiv eg eri samdur eg haldi tað er nokk so áhugavert at prøva tikið at tikið undr hesun uppskotinum tí trúgvi eisini sum helgi abransen var inni á tað hevð ikkiveri serliga nógv fólk í føroyum sum høvdu tikið og og betalt hetsi her fríviljagjaldið tað sum eg hugsaði um tað var eitt sum nú tak helgi blokkin helgi abansen tók blokkin men tað er ein annars líkastórur partur ella ein ein triðingur afturat ella trý hundrað og hálvtrýss til fýra hundrað milliónir sum ikki er blokkur men sum eisini danski staturin visti mann tók tað skuldi tað sum ikki verið við í roknstykkinum og hevði so rokniskikki verið enn nógv ljótari viðtær fýra hundrað milliónirnar
eg skuldi omaná ja
harra formaðr jú jú altso visi mann ætlar at avtaka alt so so má alt eisini rindast og og har verður eitt eitt eitt eitt uppaftur størri problem tað er eingin ivi um tað og og at her er frívilliggjald altso eg eri púra sikkur tí at at fólk fara ikki bara frí vilja at at rinda hetta her og og og tí er tað øgiliga freistandi at at taka undir við hesum her tí at so hvussu nógv meinar mann við tað eg eri púra sikkur í at tað veru øgiliga fá sum koma rinda eyka skatt fyri at sleppa sleppa av við ríkisválkiðu
tað er eingin en tað takk fyri
ja takk so er tað pálla reynatúgvu eina viðmerking ja takk fyri forkvinnan eg kenni eini ein dana sum eg samskifti við nokk so javnan og hann hevur eg veit kumheg skal kalla tað ein veikleika men hvørja fer hann byrjar á ein setning sum byrjar hann við poblimodag og eg fekk eitt sindur ta asosiatiónina tá ð eg hoyrdi helga abramsen tað má eg siga ttað er tað eg mann skal vera ótrúliga dapursyntur fyri at klára fylgin í í øllum teimum døprosádóminum sum mann fær burturúr úr úr stórsa øllum sum sjálvandi vendra á á sjálvbjargnigsleið men altso tað er so tað er so tað tað tann leikurin tað lívið sum helgi abramsen hevur valt at haldast til men hinvegin so kann ikki lata vera við at vera takksamur fyri at hann at hann sær eina meining í at taka undir við uppskotinum um ikki annað fyri at prógva at tað ikki
kið riggar takk fyri ja
esæharra formaður nei eg brúkti slett ikki orðið problem eg haldi slett iki htta problem eghelt hetta ordiliga gott hetta uppskotið er komið tí at so kanska at mann kann síggja sum einafólk nakað við heftir ella var tað ikki nakað við tað tann fyrsta avpróðingin verða væl saktaðs í løgtinginum men men so verðr tað samtykt so var tð upp aftur meira spennandi at vita um tað nú er eitt problem ella ikki og og eg royndi at vísa nøkur faktiskt tøl hvat tað merkir hetta var bara roknistykki so eg sigi ikki taðr itt problem visti fólk vilja shava rindað seytjan túsund krónur um um umeyka í skatti um mánaðin tað kiks nakað problem fyri meg altso tað er kanska

takk fyri frú forkvina hetta er eitti áhugavert kreativt uppskot frá pálla reynatúgvu um hvussu mann kann sleppa av viðdonsku ríkisveitingina til føroyar eri ein av teimum og tað skul eg siga beinanvegin ati eg haldi at okur fyri langari tíð síðan átti og burdi verður slopnir av við ríkisveitingina okur hava havt ein øgiliga búskaparvøkstur seinastu árini og tað er fór ill at staðfar tað skal eg viðganga at okur ikki hava gjørt okur leysari av ríkisveitingini enn tað sum okur eru eg veit gott at virð á ríkisveitingini í mun til vøksturin í búskapinum og annað minkar sttt og stutt og støðugt meni okur eru eitt so vælkoyrandi samfelag í dag at okur burdu átt ikki at havt olmussið frá nøkrum og heldur ikki frá danskum statinum uppá spurningin hjá helga abramsen um eg vildi betalt meiri skatt í ja tað vil eg siga tað vildi eg men um hetta er akkurát tann ta uppskotið sum skal il ikki tað tað veit eg so ikki men hetta er so eitt uppskot sum kann byrsta undir ta kjakið eg havi heldur ikki tikið lutorsovnið hjakumø seinastuni tí eg veit at okur hava verið í samgongu við sambandsflokkinum og sum tann loali samgonguparnaðrin eri so veit eg gott teg at tað er sum at hava mjølimunnm ella ullum munnumum at tosa um niðurskurðar blokki og og og eina sjálvstøðu at føroyar og so framvegis so eg fari heldur ikki at taka undir við einum andsstøðusuppskoti hesum viðvíkjandi men eg skal tó siga tað at hetta er eitt fríklot inn í tað kan mann siga inn í løgtingið tí sum sagt eg haldi at okur og losiður meg sjálvan okur burdu havt dugað at stýrst soleiðis at okur kundu verð slopnar av við ríkisveitingina eg havi sitið nokk so nógv í landsstýrið í hesi øldini og kravið um pengar er øgiligt tað er eitt øgiligt trýst og krav um pengar til alt millum himmaligur og og vælferðin vælferðin kostar og so framvegis ja eg havi so altíð hildið og at mann átti at kunnað umsitið tey ymiski tingini rationellar jú betur men tað er so tað eg havi kanska ikki heldur nóg stóran mun sum onnur megna tað og tað skal sjálvandi sjálvandi til men tølini sum helgi abramsen varð inni á og roknað út eru jú verulig og tað fer at vistu tað verður framburður soleiðis so er tað kostað rættiliga nógv hjá nøkrum ávísum og og sletta einki hjá øðrum og so framvegis og tað haldi eg ikki at tað skal vera um atundir eina naslíka eina slíka skipan tí tað skal mann so verða samdur ella tað skal so ein meiriluti av tingi taka undir við so skuldu øll shjá fylgiligt vera við og og finna útav og og bera og bera tað tað bleiv nógv diskuterað lágt niður skurðurin tann tí tað var føroyska samfelagið hevur koyrt í fullspygd síðan tá tað hevur ikki verið darvandi haldi eg fyri føroyska samfelagi og okur hava kanman siga ein ein sterkan ein sterkan búskap burdi um borgin við laðarligheit yvir tíð og je haldi onkur sambandsmaður hevur róð framundir eisini at eg hyevir eitt áramál so áttu okur at veriðat sloppið av við við blokkin tað er ein sambandsmaður sum umsitur í landsstýrinum eitt rímiliga tungt vvælferðar øki so eg vóni at mann politikkin frameftir kann finna út av at tað at verða sjálvberandi og hava ein sjálvberandi búskap uttan at sum so hava veitingar inni burtr frá tí sum mann kanska avtalar seg til í avtalunum við onnurkannmann siga keypi sølur vil næstan sagt so burdi man ikkikann man siga havt slíkar veitingarinnu menn klára seg

ein viðmerking frá helgi abramsen ger sovæl frú forkvina ja øh tað eru sikkr onkur sambandsfólk sum vilja av í blokkin eg kenni eisini fleiri fólkafloksfólk sum ikki vilja hava blokkin so hata venda skkur báðar vegir men jakob vestegaard skal eiga tað tað frá mær at hann er so tann fyrsti sum eg hav hoyrt sum sum vil betala meir fyri hetta her so spurningurin vil at betala seytjan túsund krónur um mánaðin øvið stapli og úrslitið ella er einki mark fyri tað og ein annar intersanti spurningur hetta uppskotið vendirs eisini til vinnuna mán jakob vestegaad at vinnan eisiniskalt betala meira fyri
ja minka blokkin takk fyri
ja takk jakob skoyrdi her so væl takk fyri frí fólkum tað var eitt her beinari spurningur vil tú rinda meir og eg kann svara fyri meg sjálvan bara meg sjálvan ja men so vildi tað eisini eitt mark fyri hvat eg kann rinda hinvegin er tað at skipa og stýra samfelag at ikki í venda og vísa øll skulu rinda meir tað er eisini ein spurningur um at skipa samfelagið upp á ein rektan máta og eg haldi eisini at tað var formaður fríggjarnevndin sum var frammi nú um dagarnar og tosaði um hesin búskapavøkstur sum hevur verið í seinastu árini hann hevði slekkiveru til tað serliga gagnið tí mann var farin burtur frá at hugsa um bygnaðar ella strukturbroytingar í føroyska samfelagnum so tað eru fleiri facettir í hesum her og eg skuldi fegin verið ein av teimum sum millum annað samfelagina skuldi gingið á odda fyri at fingið ríkisveitingina burtur

takk so er tað pállareynatúgvu ger sovæl ja takk til jakobvestegaard fyri eina góða viðgerð av hesum málinum jásjálvsagt eri eg fullgreiðir um og ógrar tilvitaður um at tað er er eitt alternativt uppskot men hetta er kanska fyrst og fremst fyri at fáa okum at at leiga tankarnar á á tann bógvin at at at tað ikki bara blívur til tilsnikksnakk fjórða hvørt ár upp undrar væl at at at vit tosa um sjálvberðandi búskapir men at vit eisini gera okkara í tí dagliga til at at laga samfelagið tann vegin og ongantíð betri enn at vit høvdu meira fokus upp á hvussu vit kudu finguð føroyska búskapin at vaksa soleiðis at heildarveitingin fekk upp aftur minni týdning men men hetta er sum sagt hetta er ein møguleiki fyri at at flyta seg onkran vegin til hvussur at geva fólki ein sjálvbodna
tan møguleika fyri at flytast tann vegin takk fyri
ja takk jakovestigaard ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna jú eg síggi at tann eg eg má siga sum g eri síggja tað sumar eitt ískoyti til kjakið um at fáa ein sjálvberandi búskap og hvussu okur koma tann vegin ja at økja búskapim marknaðaratgongd eg havi verið frammi við onkrum um at mann skal krevja avtalur fyri tænastur tað er ikki falli góðar jørð allastaðni men tað er tann vegin mann eisini appurerar á sum sum sum ein tjóð so tað at økja búskapin vðbetri marknaðaratgongd og annað sjálvandi er tað viðvirkandi til at styrkja styrkja føroyska samfelagið og eisini r ku burdi gjørt tøkur meiri meiri sjálvberandi sjálvberandi búskap men búskaparvøksturin seinastu árini hevur ikki í nóg stóran mun

gætakk fyri frú forkvinna eg haldi at at vit hava eina vatt um búskapið síni heild og hvat týdning at búskapur hevur og tá blívur tað ofta tað við ríkisveitingini at tað er tað er tíggju prosent í dag av teimum inntøkunum sum koma til landskassan men ofta vil mann seta tað ðrvísini upp tí so ljóðar tað kanska eitlít sindur betri og tað ebba skjótari út men tað er trast alt beinleiðis inntøka sum fær direkt inn á landskassan til tær útreiðslur sum landin og einafeður og sjálvandi eingin yviraskast í tí at eg havi hildið tað at taðer ein rættindi sum vit hava í forhold til at vit hava nøkur felags mál tí ríkisveitingin er hon er púra púra nei aktíð útroknað upp á nøkur mál sum vit sum vit røkja í felag tí at vit eru sum partur av ríkinum og tað eru nøkur mál sum honnir mett gevagstóra ávirkan av vissu inntøkan blívur burtur har hava vit so sjálvandi ymiskar meiningar nú eru hetta her eitt føroya gjald og tað kemur frá pollareynatúgvu tí at mann vil gjarna vísa vita um føroyingar vilja betala til fullveldi og at tey beinleiðis og og uttan at nakra treyt fara og tekna seg til og fylla eina blankett út og seta seg sjálvan til eitt gjald upp á tvey prosent um mánaðin eg hugsaði beinanveg sjálvandi nú stendur tað so øgiliga fitt at tað r frívilut og so skal mann fara inn á hvørjum ári at rokna ríkisveitingina út og minkan eftir tað sum fólk hava betalt inn vandin er sjálvandi tað at fólk kunnu eisini geva ppatabetala inn so at mann kann gott siga sum so vistu tað eydnaðist at fáa trý hundrað milliónir um at lækkaði ríkisveitingina trý hundrað vist nú fólk geð uppat so trúgvi at tað kemur eitt øgiligt press frá at tað sum var fríviligt tað má blíva til eitt krav tí onkustaðni skulu pengarnir koma koma frá tí tí er heitta ikki so einkult sum tað verður sett upp tí ati hetta ertraðust alt vist tað blívur eitt krav so er tað ein ein ein eyka útreiðsla til okkara borgara ein eyka skattur og tað kann so sanniliga merkjast í stóran stíl so sigur mann viss infilatiónin ógvusliga økist men so er tað eisini kemur tað eisini at verða pressað upp á aðrar inntøkur sum landskassin hevur í dag so tað er ikki bara ríkisveitingin tá sum kanska viknar í forhold til aðrar aðrar útreiðslur men tað kemur eisini at ávirkað aðrar inntøkur til landskassan sum vit brúka til okkara okkara men men hetta gem eit vatt um hvat er hvat eru hvat leggja vit í orðið fígging og og hvat fyri fígging dáma vit og dáma vit ikki sjálvandi eg má loysingarmaður so vit má helst ikki hava hesir seks hundrað og tveyogfjørt milliónirnar sum sum koma sum p á treyta tí at vit eru partur av ríkinum ha eg eg dugi at síggja tað sum ein inntøka sum vit eg havi ofta spurt inn til tað ikki fingið nógv boð uppá heldur seg inni her eg havi verið nokk so javnan ikki f fimtan nítjan men men byrjaði níggju vat fast frá tíggju og eg havi ikki í havi líkasum sita síðulinjuni og hugsa ókey nú situr ein ein ein tjóðveldiskvinna kassanum hvat fer nú at henda og tá ímyndaði mamahnsæra kanska uttan at eg kundi havt nakra ávirkan á tað at tað fór og lækkaði líkasum ta gjørdi í tvey túsund og tvey men men tað var nú so sigur mann nei tað bar ikki oriliga til tí nú vóru vit saman við javnaðarflokkini tá eg má kanska eit sindur veikur í veikari positión sum sum fullvóltisflokkur tað vil eg siga eg haldi at mann hoyrdi ófatiliga lítið um hesi fýra árini um um at ríkisveitingin skuldi lækka mann tosaði um yvirskot ja tað gjørdi mann men tað var allíka við hálvtriðju milliard í ríkisveiting sum var við til at skapa hetta yvirskoti sum helgi abramsen var inni á eisini nú hava vit ofta verið skýrd fyri at at at ikki at siga at tað skal lækka í morgin men eg havi ofta spurt um gev mær eitt uppskrift uppá hvussu tað skal fíggjast tí tað er immivekk em fíggjarlóginsumska hanga saman men tað knýpur eitt sindur við t at siga hvat skulu vit hava minni í útreiðslunum tað er man samanluknar ofta við danmark men tað er nógv dýrari at reka eitt minni samfelag vistu vit vilja hava teir somu tænasturnar tað sigur seg sjálvt vit vit vilja eisini hava íbundi í

einotandi við at tænasturnar skulu liggja øðrvísi te tær liggja í dag so so vit vit eru øgiliga ófør til at brúka at brúka útreiðslur tað má mann siga at at at vilja betala tað tað kostar út á hvann terassorn tá eru vit ordiliga við men men kanska ein uppskrift tí rokni við atað kann øgiliga skjótt minka í teimum sum vilja betala inn men men mann hevði so fingið svar upp á hvør vildi betalata inn og tað kanska ikki høvdi verið so nógv sum sum hann gekk runt og og fantaseraði um
takk fyri frú
ja takk her er ein viðmerking frá polla reynatigvu ger so væl ja takklig etv jakobsen fyri at veita hesum uppskotunum ans eg haldi at sambandsflokkurin sendir einsafallir aðrir flokkar í teirri støðu at at mann kann velja at hava eina gjøgnumgangandi konservativar kóshar sumann sletkiski fyri heldur iseg í fyri morgin degnum spurningur er um sambandsflokkurin klárar at yvirliva tað e longdini altso vit hava havt røddir í sambandsflokkinum sum hava sagt ríkafelagsskap og ikki ríkisfelagsskap vit hava røddir í sambandsflokkinu sum siga heildarveitingin skal nniður í einki upp á upp á tíggju ár altso at tað tað er also etað er ein spurningur hvussu mannmann kann sjálvandi blíiva við at halda fast um eina farna tíð sum sum sambandskvinnar í dag men eg trúgvi altso ikki tað er ein ein leistur heldur í longdini altso eg haldi vit síggja nokk so týðiligt at alt forkonservativar støðutaka ella fasthaldanir tær halda ikki longdini so bara ein spurninurman verða yvirhálaður á øðrum
takk fyri
ja takk edvar jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg vænti tá ið sambandsflaknin doyrir út so doyr tjóðveldi eisini út to tað eru kanska tveir flokkar sum liggja líkasum á hvør sínum veingi og og hava haldað fast upp á sítt so eg haldi sjálvar tað er ikki nakað við konservatismu at gera slett ikki eg slett ikki men eg havi eisini arbeitt í í privatum fyritøkum har sum tað er klokkuklárt at tú skalt hava nakrar inntøkur fyri atbetala eitný útreiðslur og tað er eisini á privatum húsarhaldi vis ein inntøka ríkur ella vie nú makin fyri hálva tíð so má mann tatað sum eg nevnd við polareynatigvu tað er tað at vit hava ikki lætt við at innrætta útreiðslurar har eftir har haldi vit kunnu vera samd vit hava øgiliga trupult við innrætta eg veit ikki um tað er gamada ella konservativt men eg haldi at inntøkur skulu svara til tað sum vit hava betala og tað haldi eg at at knípi hjá okkum kanska at fáa forstáils fyri frá frá tjóðveldi men tí eru vit í hvørsum
takk fyri frú forkrinja ja takk so
takk fyrifrú forkvinna ja tað sum fekk meg til at taka orðið aftur nú tað var hetta her kjakið um sjálvberandi búskap eta nakar inni her sum kann fortelja meg hvat ein sjálvberandi búskapur er altso er tað ligvið at okur hava eina javnvág á fíggjarlógini ger ger blokkurin at okur ikki hava ein sjálvberandi búskapeg havi ikki hoyrt nakað verri vrevl má eg siga ein sjálvberandi búskap ein búskapur í seg sjálvum hevur einki sum helst við yvirskot ella undirskot á fíggjarlógini at gera í tvey túsund og tíggju tá høvdu okur eitt btú í føroyum sum var umleið trettan milliardir so fingu okur eitt stórt tilfeingi innaftur aftur í vinna ella innaftur aftur í í búskaparhjá okkum tað var tað sum kom frá uppbosjóvarvinnuni so at tíggju ár seinni tá høvdu oku ett betú sum var vaksið frá trettan milliardum upp á hvat var tað tjúgu tveyogtjúgu milliardir umleið tveyogjúgu mili ardir okur høvdu ein lokstur í búskapinum upp á umleið níggju milliardir krónur upp á tíggju ár men men okur hava statvekk ein blokk inni á fíggjarlógini men tðaltso men blokkurin í sær sjálvum hevur einki sum helst við altso ein sjálvberandi búskap okur hava ein sjálvberandi búskap sjálvandi hava okur tað tað nýggja btú tað nýggja btú upp á níggju milliardir sum okur hava sæð tey síðstu tíggju árini í føroyska búskapinum hevur bara gjørt tað at okur hava økt um fíggjarlógina okur hava so havt yvirskot og undirskot á fíggjarlógini men tað hevur einki sum helst við einum sjálvberandi búskapatgera einki og tí skilji eg sletti g at okur blíva við at tosa um sjálvberandi búskap í samband við blokkin hvat hevur einki við hvørt annað t gera tá ið okur tosa fíggjarlóg so er tað spurningurn útreiðslur og inntøkur okur kunnu fáa hundrað milliardir inn afturat men við sjokur hækka útreiðslurnar við hundrað og einari milliard sókk statðvek eitt undirskot og tað er bara fakta so sjálvt um okur hava eina ein ein sunnan og stóran búskaparvøkstur so er tað ikki einepor ta at okur tað at okur hava yvirskot á fíggjarlógini yvirskot ár fíggjarlógini tað avger okur her inni og einki annað men búskapurin hann koyrir í fullsprit uttan okum okur inni her hava so øgiliga lítla ávirkan á búskapinum og búskaparvøksturin tað er tað samfelagið sjálvt sum orðnar okur skapa handi ja okur skapað karmar og tað sum okur gera her inni tað er at fordeila nøkur virðir men búskapin og búskaparvøksturin hann hava okur eina avmarkaða serliga tá ið mann livir í einum tilfeingisbúskapi tað hava okur altso ein avmarkaða ávirkan á so eg haldi at tingfólk skulu líkasum skilja hesi bigrepuni sundur um sjálvberandi búskap og blokk tí tað er altso at stinga fólki eina lygn í høvdi tað hevur einki við hvørt annað at gera altso null fíggjarlógin hjá okum verður úti lukkandi bestemmað av okum her inni og tað er okur sum bestemma um okur hava yvirskot ella undirskot og okur sum bestemma og blokkurin fer út ella hann ikki fer út um at verður prísraldsviðgjørdur ella ikki men tað hevur einki við sjálvberandi búskap at gera
takk fyri ja takk hevur vórðuna
nakrar viðmerkingar pálla reynatygvu ger sovælja takk fyri forkvinan nú er eg ikki búskaparfrøðingur men men alt eftir hvussu tú leggur tær orðini ella hvønn týdning tú leggur í orðum so hevur ávirkan ella heildarveitingin tað ávirkan á føroyska búskapinum at hann at tú kanst siga at tað ávirkar búskapirintil at verða meira ella minni sjálvberandi har er i ikki heilt samdur við erard joensen so takur tí grønlendska samfelagið sum samanbering so er einki ivast í at tað bundnið sum grønlendski búskapurin hevur at donsku heildarveitingini er væl størri enn enn tað er í føroyum og í so máta hevur heildarveitingin ávirkan á ein sjálvberandi føroyskan búskap ella ikki taðsoleiðis sum soleiðis tað er teg hvussur í mínum opotykki og og sjálvandi jú minni tengd vit eru at atav inntøkunum sum koma uttan frá uttan føroysk framleiðuni aftanfyri júst størri bundin eru vit ella

ja takk erar joensen ger so væl takk fyri frá forspørðina og takk fyri viðmerkingina á poddareyratøku tá mann kemur upp í at ein eini uttanfrá komandi veiting er ein markanti partur av tí samlaða búskapinum so hevur tað eina ávirkan sjálvandi hevur tað eina ávirkan men í føroyum hvar ið tað er ein so lítil partur av tí samlaða búskapinum tað sigur seg sjálvt at tá ið ið okur hava ein ein samlaðan búskap upp á tjúgu milliardir so er altso hendan heildarveitingin hon er altso hon er marginal so tað er ikki so heildarveitingin hevur ongan hevur onga ávirkan á búskapin hjá okkum í dag so at siga ongan men tað hevur stóra ávirkan á fíggjarlógina rættiliga stóra ávirkan
fram á fíggjarlóginum takk fyri
ja takk ruttvang ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg veit ikki tað er eitt sindur uppi í tíðini hetta her við at skapa eina fatan av veruleikanum við at brúka bestemt orð og banna øðrum orðum og sovorðt eg veit ikki ordiliga hvat ið formaðurin í fíggjarnevndini vildi við akkurát hasum eg haldi vit øll vita hvat vit tosa um altso at vit halda ikki tað er sunt at tað koma pengar úti frá í ein summi røðarin vísir á altso ein ein vaksandi búskap ein ríkan búskap sum okkara umvent altso nú eri eg gomin nokk til at minnast skrakkið í hálvfemsunum hvat var blokkurin tá eg min eg veit ikki í prosentum mundi hann ikki vera helvtin av fíggjarlógini kanska meira enn tað og tað helt mann altso tað er bara betat bevís fyri at ein blokkur er eingin trygd fyri nøkrum sum helst kanska tvørturímóti kanska førur ta

ja takk erhard joensen ger suvæltakk fyri frú forkvina tað sum eg vildi við grundarslagið bað um orðið aftur tað er tí at taðta her blívur við at koma upp at venda hvørja ferð okur tosa blokk tað er tað at blokkurin verður settur tað verður líkheidstekn sett ímillum blokkin og ein sjálvberandi búskap og tað verður uppaftur og uppaftur sagt at okur hava ikki ein sjálvberandi búskap jú í føroyum hava okur ein sjálvberandi búskap men okur hava eina fíggjarlóg sum hevur eitt hall og vissu ikki blokkurin varð so hevkur at havt enn størri hall men tað kann mann regulera við at skerja útreiðslurnar ella hekka inntøkurnar á fíggjarlógina men búskapurin hjá okum hann er altso sjálvberandi í dag tað var tað sum eg vildi við mínum innleggi tað var bara at pápeika atatlatað vera við at blíva við at banga fólk í høvdi við at okur hava san sjálvberandi
av múskapi
takk fyri ja takk so er tað edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna tað blíva sjálvandi nógv hugtøk sum kanska blíva brúkt men nú er erhard formenn formaður í fíggjarnevndini tá ið mann tosar um tá ið eg onkuntíð tosi um hetta her við ríkisveiting so seta vit ofta upp ímótir so eri eg ofta skurdar og konservativ gamal daks i mát koma upp til nútíðina men í teimum fyritøkunum hava verið í í bankarnum sum hava verið í so ávirka inntøkurnar hvat tú kanst brúka av útreiðsluni og so hugsi g aso eg má konservatí tí mann heldur tað at seks hundrað og tveyogfjørut milliónir út av fíggjarlógini kemur at merkjast eg haldi eg minnist hvussu vit hava bart í desemburmánað um tretivu milliónir ella tjúgu milliónir henda við handa við hiniveg sjálvandi merkist tað visti tú ikki gert nakað á útrarpi síni ella ikki skaffar aðrar inntøkur men inntøkuvøksturin í føroyum e verðir hevur verið kempistórur men útróiðslurnar tær hava spolað væl og virðiliga aftaná ella runnu undan so at

ja takk erhard joensen gersvæja takk fyri frú forkvina og takk fyri viðmerkingina edva jakobsen mítt mítt boðang er bara tað at okur seta eta her líkastekni ímillum standin á í almennabúskapinum og so ein sjálvberandi búskap o har har loypir mín keta av tí eg havi altíð sagt at tað nyttar segi at at at at at brúka mátistokkin við blokkinum í sambandi við btu tí tí tað hann er marginalur hann er trý fýra prosent av av btu ella ella ja kanska nær mar i trimum prosentum meðan eg tíggju prosent av fíggjarlógini men hann er altso á fíggjarlógini og tí gevur tað meining at samanlíkna við fíggjarlógini men altso okur bestemma sjálvi her inni akkurát hvat okur gera viðhvat okur gera fíggjarlógina okur kunnu bara skriva útreiðslurna niður ella inntøkurnar upp so hava okur avlop á fíggjarlógini hava ok so ein sjálvberandi búskap
tað var mín spurningur takk fyri ja takk næsta røða er inga sólheim olsen
gstakk fyri frú forkvina ja eg eg eg vil másiga takk fyri at at vit fáa eitt eitt kjak um um umríkisveigingina fi at takka potlarenatúgvum fyri at koma ið eia upskot sum leggur upp til eit sornur kjak sum hevur veri intersant at fylgt við í eisini me het siga eg eri ikki heitur fyri tankanum um at at mæn ker tað til til hvønn en at at beat betala altso eg tað er nógv annað sum eg eisini kundi hugsað mær vist tað var at at eg hevði einki aft ímóti at betalt tvey prosent meiri skattið visu vit kundu lyfti visu vit kundu lyftilønirnar á vælferðarøkinum hjá okkum men eg haldi bara at tá tað snýr seg um um um okkara búskap samfelagsbúskal landskassan og so er tað ein felags uppgáva og tað er nakað vit skulu vit skulu loysa sum ein ein samla ond ein sum tað føroyska samfelagið men harfyri er tað ógvuliga kartkomið at vit fáa kjak um prinsippini í hesum her tað verður sagt so øgiliga nógv nú blívur tað øgiliga nógvir stríð um orð erard joensen var inni á hvat iðhvat ið sjálvbera búskapur er og og at ta einki kemur við hetta gera tað kann gott vera at roynt tekniskt er tað so men tað sum tað snýr seg um tað er vilja vit føroyar vilja vit tað føroyska fólkið klára okkum sjálvi uttan at fáa pengar uttanífrá fyri kalt mann siga einki til at gera tað sum vit væl kunnu sjálvandi hevr tað týdning visti mann tekur seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir krónir út úr okkara proskekti tað sigur seg sjálvt men me mn men upp á hvønn máta hevur tað týdning tað hevur tað sagtanst týdning p á sama máta sum at vit kunnu velja um vit gera íløgur ella ikki gera íløgur øh visu vit visu vit fara at byggja ein suðuroyatunnil so belasta vit eisini fíggjarlógina í við nógvum hundrað milliónum um árið í nógv ár fram og up á sama máta so so kann mann velja at siga ja men vilja vit útfasa bloksstuðulin so fer tað at kosta eitt lítið sindur men av tí at tað er ei so lítil partur av okkara búðskapi av okkara fíggjaróg og av okkara serliga okkara ruttutjóðarúrtøku so vil tað vera eitt lítið skvatl vil eg siga øí tí stóra hylunum sjálvandi vit vit reypa okkum av eg haldi allir flokkar av tingi er ikki halda seg ikki aftur við at reypa av at vit eru eitt av heimsins besta samfeløgunm at búgva í eitt av heimsríkasta samfeløgna búgva í merkir tað at vit ikki hava ráð at kláraokum sjálvi alíkavæl sjálvandi kunnu vit tað tað sigur seg sjálvt og tí er hetta kjakið so øgiliga týdningarmikið at vit fáa hetta kjakið ja eg eri samdur við fleiri sum hava verið uppi av mínum gomlum samgongufelagnum t sum er kedt um at vit ikki gjørdu nakað í seinasta samgongu og eg má siga at eg eisini ikki sgjórt hettir skammis at vit ikki gjørdu nakað fyri ati gera eitt mugnakotti innhøgd íríkisveitingina tí at vit hava ráð til tað vit hava livað í einum hákonturi nú ógvuliga leingi sjálvandi hava verið ráð til atminka um blokkin og tað skal vera málið hjá okkum øllum vit hoyra enntá sambandsfólktosa hart um at minka ríkisveitingina og og fasa blokkin út enda bara upp á tíggju ár so tað er ljós fyri framman og tað er tann vegin vit skulu fara eg haldi at vit skulu gera tað í felag og ikki ja altso eg mær dámar ikkiat gera tað til ein persónligan spurning sum má gjalda tígjund til tilein felagsskap aso mentað tænis sínari uppgávu væl og virðiliga við at fáa kjak um hesu tingini so vónandi fer hetta at koma ovast á politisku dagsskránna nú vit skjótt fara nærkasttan væl tí tað má vera eitt mál hjá okkum øllum at vit koma at klára okkum sjálvi at vit gera okkum óheft av ja bæði av útlendsku kapitali í fiskivinnuni men eisini av útlendsku kapitali í okkara samfelags
búskapin takk fyri ja takk heri
tað eru onkur viðmerking edva jacobsen ger so væltakk fyri frá forkvinnanum og tosaðu vit ofta um ríkiveitningina sum tað var ymiskt sagt tað er eitt gjald sum kemur fyri einki tað er álmas og hvat mann kann finna upp á at kalla tað tað er fólkatrygging og heilsumál og serumsorgan sum liggur aftan fyri hesi málini og so eitt pikkulítið afturat á eina millión men tað er tey stóru málini seraumsorgan til at forsákarøki pensjón og serforsorg er tvey hundrað og trýogfýrs milliónir og tað er tí at vit hava eina felags mál sum mann er hildið hava so stóran týdning fyri ta stóru fjøldina og og tað er so kostnaðar mikið at mann vil deila kostnaðin av tí so tá hugsi eg ofta at eg hugsi er tað ein altso eg hugsi ofta at vit alla tína tosa sum manglar akkurát innara fyri hesi økinum og tað er ilt við at geva tær tænasturnar sum vit eiga í forhold til tær tænasturnar sum landi í sum dámar sum farsaríkinum betalir ella sum hevur styrkjað sína borgarar við er tað so sum vit
takk fyri
ja takk ingosólan olsen ger sovælja takk fyri e eg veitkum eg eg haldi ikki keltil tað soleiðis at edva jacobsen spurdi um ella hon heldur at vit fara at hava minni ráð til tær vælferðartænastur sum sum vit hava í dag vistu vit taka blokkin burtur altso eg haldi at líka so væl sum erard joensen jáni segði at tað var eingin samanhangur ella tað var búskapur samfesjálvberandi búskapi far ikki tað sama sum fíggjarlóg sum mann eit sidur roynt teknisk at vera samdurin í við honum í so er so er tað eisini soleiðis at tað er ikki samanhangur millum ríkisveitingina og á okkara vælferðartænastu tú hyggur søguliga eftir tí tær størstu batarnir á vælferðarøkinum tað størstu frambrot yvir í heila tikið í okkara samfelag eru kanska hendir seinast tjúgu árini aftan á at vit hava skerdi bokkin við trý hundaðog seksogtrýs miliónum krónur tað er ikki tað er ikkihasinhar samanhangurin sum sum eg haldi at edvar jacobsen leggur upp til at atvælferðin
eg treytað av bloysnum tvortur ímóti akvør ja takk
pollareynatúgvu eina viðmerkingja takk fyri forkvinnan tað er ingasalman olsen ø eg skilji fyri sovítt hansara skepsis um um um hetta modellið atað eg læt ongan ivan fyri tí alto og ein aðrastaðni so er tað ideelsa hevði tað eisini verið frægast at vit bara samting settú vaska nú fjerðnaðu blokkin men hetta her uppskotið tað sær dagsins ljós í einum veruleika sum vit hóast halt at hava liva við í tjúgu ár har sum hann ongantíð hevur flutt seg tí haldi at tjóðveldið skal ansa eftir at mann ikki alt ov dokmatiskur í sínari fatan av hvussu hvussu mann kemur á mál eg síggi tað nógv meira sum hann spurningur at vit mugu royna at brúka allar møguligar
farleiðir fyri at koma á mál takkfyri
j takk ingm sólin olsen gersuvælja takk fyri jú polla renatigvur eg eri púra samdur í hesum har o eg rokni eist við at her kemur at tænast sínum endamál í nettupp við tí at tú setir í gongd ví eitt kjak us t eisini skumpar undir tjóðveldisfólk at vera meira at vilja tað meira enn bara í orðum tað vi siga at vit vilja tað eri púra samd eg eri samdur við uppskotsetnaran í at tað hevur verið for nógv skyltar yvirskriftir og og vøkur orð men ov lítil handling í í verki tað er eri púra samdur við pollareynatúgvu í eg haldi bara statvek ikki at tað er rætt øllu førðn er tað ikki nú ikki í samsvari við mítt temperamang at vit gera tað til ein indirvidvellan spurning at minka blokkin tað e tað má eg siga øsum sagt eg kundi gott vist tað var so er tað so øilga nógv onnur ting sum eg eisini got kundi hugsað mær at givað mítt persónliga ííkast til millum annað at lyfti lønirnar á vælferðarørkinum og og og onnur ting sum ligja á lágni men so
sokann tað skjótt blíva ein ein skrúvutt alenda takk fyri ja takk næstur at røða er pálla reynatúgvu
gersovælja takk fyri forkvinnan og túsund takk til løgtingið fyri umrøðuna av hesum málinum eg eri eg eri eitt sindur ovfarin av at hetta uppskotið sum kanska í útgangsstøði er eitt sindur alternativt at at at tað kláraði at vekja so frægt av kjakið og av uppmerksemi her í tingunum sum túð hevur gjørt eg kundi kanska hugsað mær allarfyrst bara at tykið eitt sindur afturí aftur sjálvt uppskotið tí tá eg havi hoyrt onkran umrødt uppskotið so h so tøl sum hava verið sum eg haldi er sum hava verið nokk so langt upphæddir í mun til hvat hettaa her gjaldið kom t viðfara sum havur nokk so langt av leið í mun til tað sum uppskotið sjálvt er so bara fyri at presisera tað yvir fyri yvir fyri tinginu ífyri føroya fólki so snýr tað seum um eitt føroyagjald á tvey prosent har summ har sum har sum mann sjálvboðið av sæ púrasta sjálvbodnim grundarlagi kann velja at at gjalda av eitt føroyagjald av sínu skattskildu og inntøku altso av skattskilu g inntøkuni hjá hvørjum einstøkum av okkum kunnu vit sjálv velja um it rinda tvey prosent til hetta her føroyagjaldið og at tað eisini er galdandi fyri fyritøkur sum av teirra skatskyldu avlopi kunnu velja at rinda tvey prosent og viðria vit øll tað í føroyum sum eg neyvan vanti r veruleiki so gevur tað trý hundrað milliónir trý hundraðog tjúgu milliónir krónur sum so skulu skerjast burtur av heildarveitingini í eftirfylgjandi ári taðvil siga at tóku allir føroyingar og allar fyritøkur undir við við teimum fortreytunum so skóru vit heildarveitingina niðuri í helvt eftir einum ári hin spurningurin um um mann kann velja at gera tað eina ferð og so líkasum lumpa skipanina so ja velja velja frá aftur aftaná aftaná tað næsta árið tað er sjálvandi tær viðmerkingarnar eru sjálvandi viðkomandi og og ogog ikki ikki uttan grund ha eg hevði í útgangsstøði kanska ímyndað mær at tað skuldi verið ein áseting í hesum uppskotinum sum segði at tá ið tú valdi til so valdi tú til í eitt tíðarskeið sum var lænttil fimm ár ella tíggju ár ella tjúgu ár ella lívs í altso har har eitt har er eitt stórt spenni men eg kom so saman við umsitingini her tingini til ta niðurstøðuna at at tað frægasta kanska var at gera eina skipan sum er so sjálvboðin sum sum yvirhøvur kann vera tavil siga at tú skal aktivt taka støðu til tað og tú kanst eisini øgiliga skjótt aktivt lata vera við at at at rinda tað gjaldið eg haldi at tað er verðið ógvuliga hugaligt at hoyrtframsøgufólkinum fyri flokkarnar og eg má siga eg eri blivin ógvuliga eg vil siga ovfari men eg glaður um at at fólk hava viljað viðgjørt hatta uppskotið í í í onkrum slagi av av álvara um um menleislurin kanska kann eg vera kann vera nokk so kreativur og alternativur so er tað allíka so rørir tað við nakað av okara grundleggjandi fatan um okara føroyska rammenan rundan um okara føroyska samfelag tey komandi árini sjálvur helt eg tað vera ein ótrúliga stóran siður fyri tað fyri kensluna hjá tí føroyska samfelagnum tá ið vit fingu skóru skóru heillaveitingina í tvey túsund og tvey og eg haldi eisini at søgan eftirfylgjandi hevur víst at vit hava ikki at føroyska samfelagið hevur ikki rent seg út út á bláman ella út á út á sjógv at tvørturímóti haldi eg at tann grundleggjandi kenslan í politisku skipanini er er størri ábyrgd enn tað hevur verið eg haldi eisini at spenni millum teir ymisku flokkarnar um um fíggjarlógina og so framvegis sjálvt um vit hava okara greiða um parkeringar og eisini argað hvønn annað so haldi eg at at felags kenslan ela felags ábyrgdina av at at arbeiða fram ímóti einum búskapi sum er sjálvberandi ella sum er ábyrgdarfullur í mun til tey komandi árini at hon er rættiliga sterk tað haldi eg sjálvur

og so haldi eisini at eg haldi eisini at tá ið vit eru komin har til at vit onkursvegna hava fingið hava fingið semju ella felags tev um at hetta her eru karmarnir sum eru galdandi nú so haldi eg ikki at tað skal so øgiliga nógv til at vit kunnu flyta okum eitt sindur longur fram á leið og siga at karmarnir fyri hvussu stór heildaveitingin skann vera kunnu vera kunnu vera lægri enn teir eru í dag eg skal ikki fara upp í tað kórið sum sum sigur hvat ið heildaveitingin er í mun til betu t í eg haldi heldur ikki at tað er eitt eitt at tað er eitt serliga eg veit ikki e man skal siga seriøst seriøst máti at viðgera tingini vit vita at at heildaveitingin er seks hundrað og einogfjøruti miliónir krónur av einum fíggjarlóg sum liggur rundan um seks milliardir og sjálvandi er tað ein upphædd sum mann so ella so skal finna finna eina t fyri upp á onkran máta ant til at fáa minka útrerðslurnar ella at fáa vaksið inntøkurnar hetta her uppskotið snýr seg um at góvafólki møguleika fyri á sjálvbodnu grundarlagi at at vaksa um inntøkurnar og harvið eisini skerja heildaveitingina og og tað er kanska eitt sindur óvanligt men men hinvegin eg haldi tað ger einki um vit sum tingfólk eisini venja okum við tankarum at at at sjálvt um vit halda okum vera valdsfull og og alt tað sum hartil hoyrir tá ið vit sita inni her beint teir krákmánaðirnar ella tey árini vit eru her so er tað hóast alt eisini ein borgari uttan fyri dyrnar her beint sum kanska hevur eina meining og hugsar um tingini hvussu kann eg fáa meiri beinleiðis ávirkan á á á ta politisku skipanina vit eru øgiliga varin í í føroyska samfelagnum við at vit hava við at brúka fólkaatkvøðu sum amboð men tað er altso nokk so vanligt í summum øðrum londum eisini á demokratiskum londum har sum mann har sum mann gevur borgaranum møguleika fyri at tala oftari enn enn mann ger í føroyum og eg eri ikki so kjøtfestur í fatanini at at eg eri tann einasta sum veit lla at vit tingfólk eru tey einast sum vita um hvønn veg føroyska samfelagið kann og skal flyta seg tíbetri er tað soleiðis at vit hava nógvar bæði orvæknar og dugnaligar borgarar sum hava bæði sterkar og dugnaligar hugsanir um hvønn vegin føroyska samfelagið eigur at eigur at flyta seg so so túsund takk til øll tykkum sum hava givið tykkara íkast eg veit vala summi hava av prinsipiellum ávum siga tað at mann skal ikki fara inn á inn á tankan um at individualisera avgerðina um at rinda skatt ella ikki onkur út leberalum ikki leberalum hugsjónum og onkur út frá einum samhalds fæstsari fatan av at at her er nakað sum vit øll skulu vera samd um hvussu vit rinda skatt og hvat vit fáa burturúr men veruleikin er at vit inni í hesum spektrinum sum vit eru í dag so hava vit øgiliga ymiskar meiningar ha um hvussu hvussu høvuðsskal skatturin vera og hvat skal mann fáa burturúr tí skattinum sum sum vit dava tað ikki ta eg akkurát tá eg var valdar á ting fyri sjóvandim nógvum árum síðani eftir hondini tá hevði eg akkurát verið tann heilt grundleggjandi fatanum um mann skuldi stuðla fiskivinnuni við beinleiðis stuðli om mann var so komin ta niðurstøðu aftan á eitt eljustríð og nógv falittbygv at tað var nokk rættast at mann hugsaði at ein ein ein høvuðsvinna í einum samfelag ikki skuldi hava stuðulin at hon mátti vera sjálvberandi ella standa egnum beinum ella hvat mann vel teir at kalla tað og eg haldi eisini tað var eitt ógvuliga rætt og djart sjónarmiðtá hon gekk beint ímótir fatanini og tí vinnulívið sum hevði verið galdandi í í nógv ár og eg ivist heldur ikki í at vit eisini koma til tann dag tá ið vit siga at at ssæð út vir einum mannligum

so er tað rættasta fyri føroyska samfelagið at vit ikki fáa inntøkurinná føroyska samfelagið sum tað ikki eru føroysk framleinni ella føroyskt tankagongd ella føroyskt virksemi aftanfyri og tað er nokk ein nokk so grundleggjandi fatan hjá teimum flestu statunum at mann at mantin einumhvørja tíð vil siga at at tað sum tað sum vit liva av sum samfelag tað er antil teimum handilsavtalum sum vit hava galdandi tí tilfeingi sum vit ráða yvir ella teimum høvdum og heilum sum vit hava hava í tí samfelagnum sum vit nú eina ferð sum vit nú einaferð eru so so gleðiligt um hetta her lítla eitt sindur óskyldiga íkasti til kjakið kanska kann fáa flutt okkum eitt sindur nærri hvørjum øðrum sum flokkar tí tað tykist sum vit tey síðstu tjúgu árini hava staðið í nokk so stóran mun og tosa eitt sindur viðhvørt viðhvørt ínat og við hvørt ein av ta leggja sjónarmiðunum som nær at hvørjum øðrum men tað stutta a langa er at vit hava flutt okkum øgiliga stutt í verki og eg vóni og hevði vónað at hetta her uppskotið kann vera ein lítil ligur í teiri tilgongdini har sum vit kunnu veruliga fara at flyta okkum í verkið og ikki bara aftan fyri mikrofonirnar
túsund takk fyri forkvinna ja takk her vóru nakrar viðmerkingar
har edva jacobsen ger sotakk fyri frú forkvinna havi altíð hildið o kumnu g altíð halda at ta tað er áhugavert at hava eitt kjak inni her tá tað kemur til fígging men visti mann so ikki gongur líka skjótt sum sum onnur kundnu hugsa sær við at sleppa av viðhesi ríkisveitingina so er man eg man øgiliga konservativur í hesum úttalisinum og um mann kemur frá einari gamlari tíð og har eri eg slett iki samd tí at óansæ hvat er fyri inntøkuni vit skulu hava inn og út so vita vit hvussu trekt er ofta flyta nakrar heilt fáar krónur á fíggjarlóguni so tað skal ein ein ein heilt annar ein ein onnur hugborðsbroyting til tað skal skal eitt annað mynstur inn í hvussu vit hugsa t taka pengar inn tí hetta ger bara tað at at mann kann vera sjálvt sjálv viljar til at betala inn og so minkar ríkisveitingini tað vil siga at mn mann hevur enn tørv á teimum pengunum hetta sigur ikki at pengarnir skulu út tey skulu bara koma inn upp á ein annan máta eg haldi altíð tað er eitt eitt intesant ein intersantibatt at tosa um hvussu vit skulu fíggja okkara feløg um
og um mann skal spara á hvørjum
ja takk pálla reynatygvu ger sovæltakk fyri forkvinna eg hali tað er púra rætt av etvi jakobsen at vísa á at tað altíð er avbjóðingar fíggjarliga altso tað er uttan mun til hvussu væl tað gongst í samfelagnum hvussu stóri búskaparvøksturin eru so blívur tað innanhýsis telvingin her um hvussu pengarnir skulu fordeilast hvar tað skal fara hvar hvørjum stigi skatturin skal vera og so forðáy tað vil vera eitt avitgonguverk altso tað er tað sum mann hevur eina politiska skipan til oggud hava lovað hevði nær sagt fyri at vit hava demokrati har sum vit hava taðn møguleikan og rættin at at taka tey kjakini og taka tær raðfestingar at gera tær raðfestingarnar men men eg haldi tað er eitt sum er nokk so grundleggjandi og tað er tað at vit sum samfelag kunnu ikki framhaldandi skipa samfelag sum dúgar upp á inntøkuna hjá øðrum vit mugu royna at skapa inntøkugrundarlagið fyri okara búskapi fyri okara fólki óheft av inntøkum
sum koma aðrastaðni frá takk fyri ja takk so
har tað er har tú ein sendiar søga takk fyri tú for skína galdi tað besta við stundir uppskotin hjá pállarin at tað er tað at hetta er ein alternativur máti at hugsa upp á innan fyri hesar fýra veggurnar so er tað oftani tann politiska hugsan er oftani vanahugsan og vanahugsan í nøkrum førum er góð hon ger eisini tað at tað er at viðst støðufesti í samfelagnum at tað ikki flytur ikki for skjótt hvønn veg men samstundis so hava okur avbjóðingar á nógvum økjum hvar ið okur hava brúk fyri at hugsa øðrvísi og hugsa alternativt og tað er tað manglar okur inni her á á á fleiri økjum hvar okur er oftani forbundin at vanahugsanum tá ið okur gera lóður og skipanir javnt so skeiðir tú bara rundan um okkum hvussu ger mann í íslandi hvussu ger mann í norra ella danmark og so ger mann bara tað sama í staðin fyri at hugsa alternativt hvussu hvussu skulu okur gera tað og skipa tað her tað sakni eg oftani og tí haldi eg tað er eitt so frískt

ja takk so er tað pálla reynatúgvu gersovæl ja túsund takk fyri tað ehard joensen eg vil siga at um eg bara ein everska lítlan mun havi eg tí endamálinum so haldi at so haldi eg at eg eri nøgdur tí at tað er nettupp tað sum er at at vit hava ofta lyndi til politisku skipanini uttan mun til hvar henn flokki hevir koma frá so tá ið vit byrjaði at traðka eina leið ella ganga eina leið so vís tað seg at kjakið blívur ofta standandi í í í tí í teimumspennitroyggjuum ella hvat mann hvat mann skal kalla tað eg haldi t tað er øgiliga týdningarmikið at vit eisini fáa innspørk í hettar høga parlament sum onkursvegna tvinga okum til ella at at hugsa um tað ber til at skipa tingini ella viðurskiftini annaleiðis enn vigera í tí dagliga øll samfeløg hava brúk fyri at at onkursvegna spreingja síni hylki av og á har sum mann kann fáa ein nýggjan dag kanska nýggjan máta og hugsa uppá og kann hetta her uppskotið hava gjørt bara tað í et
men evirska lítlan mun ja men so eri eg væl nøgd ír tað takk fyri ja takk fyri so orðaskiftið endað ttað er ikki kláir sum hava biða um orðið og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð síðani er tað síðani fara vit til fyrstu viðgerð av løgtinsmáli nummar hundrað og fýra og hundrað og fjúrtan tey verða viðgjørd saman tey hava jú nakað við sama mál at gera uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um stuðul til menning av fiskivinni á landi og hitt er uppskot til eykahjáttanarløgtslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey skul t biðja um framsøgu fólk ja tað verður so altso fyri fyri javnaðarflokkin er ta bjarni hammer fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldið ingolf sólherm olsen og fyri ru fyri framsókn ar tað ruttvang og fyrst fær bjarni hamme
ja takk fyri harra formaður sum sagt hetta her eru tvey uppskot sum eru mann kann kalla samanhangandi hetta er eitt lógaruppskot ella einlógaruppskot eina broyting í eini løgtingslóg og so eta eina eykajáttan sum hongur við staka eykajáttanina fyrst so snýr tað seg um at tað er ein ella bæði tað snýr seg um tað er at veita sjey komma fimm milliónir í stuðli til menning til fiskivinnu á landi og tað snýr seg stuttum um at tá ið tað er mangul upp á ráðvøru í føroyum at fiskavirkini tey hava í dag møguleika at flyta frystan ella fiskan sk til føroyar hesin pakkin hendan her stuðulin er til at hjálpa til í flutninginum til føroyar eykahjátini tað er sjey komma fimm milliónir er ætlað sum stuðul til fiskavirkjur fyri flutningsútreiðslur í samband við innflutning at botnfiski til føroyar at meirivirka á føroyskum fiskavirkjum sjálvt lógarhuppskotið hetta her er eitt lógaruppskot frá sum eru sum eru bleiv smíðað líka aftur í tvey túsund og nei orsaka longu rættur efturat í nítjan hundrað og seksoghálvfems og tað bleiv gjørt simpulin til tað sama tað er til at menning til fiskivini á landi og har ímillum eisini at flyta fiskavørur til føroyar at virka tá tú var mangul upp á tær broytingin snýr seg um at tann broytingin sum her her ýr tað er um feskan og frystan fisk har sum tað er gjørda lítil hækkan at tú kanst søkja um stuðul til upp til tvær krónur tað sum var áðrenn tað var ein króna var til frystan fisk og var tað neijú og ein króna og fimmogtjúgu til feskan hetta her uppskotið her sjálvt lógaruppskotið tað skal tríggja aldargomlu flakavirkisvinnuna støðufesti og betri kappingarførði tá tað er lítið av fiski at virka í føroyum føroysku fiskavirkir hava siglt í tungum sjógvi seinastu árini tað er søguliga lítið av toski og upsa at gera at alt ov lítið at botnfisi kemur upp á land í føroyum til tey føroysku fiskavirkini

koronastøðan vánaligur fiskiskapur og at ein stórur partur av botnfiskinum sum føroysk skip fiska verður fluttur óvirkar av landinum til láglønarlond hevur ikki gjørt støðuna betri hóast nógvar avbjóðingar so taka føroysku virkini kappingina upp í eini roynd um at varðveita fiskivitanina og arbeiðsplássini í føroyum føroyingar hava virkað fisk á landi ið nærum tvey hundrað ár og tað er eingin ivi um at okur hava fólkivitanina og teir eginleikarnir sum skula til tí mugu okur betra um umstøðurnar fyri føroysku fiskavirkini so leingi okur ikki hava ráðverugrundarlagið í tað er eingin loyna at fiskavirkini í føroyum tey eru í einum vigarmóti og tey eru í veruligu vanda tað eru umleið fimtan hundrað kvinnur og menn sum vinna sítt livirbreyð í fiskavirkinum á landi í føroyum í dag óhopna støðan hevur fingið fiskavirkini at troyta øðrvísi leiðir eftir ráðvøru tað hava tey longu gjørt og tað er sum sagt orsakað av vantandi ráðvøri til føroyar tey avr so farna at flyta tey virkini eftir førimuni sjálvandi fisk til føroyar at virka og tað er tann størsta partin kemur norra og so kemur ein partur eisini úr danmark og tað er talan bæði um feskan og frystan fisk og tann størsti parturin er er frystu fiskur sum hevur ligið vis taka tveyogtjúgutu tvey túsund og einogtjúgu so var sirka fýrs prosent frystufiskur og hin parturin var su feskur kostnaðurarmikið hjá føroyskum fiskaframleiðina at keypa og innflyta frestan frystan og feskan fisk til virkingar í føroyum tí okur muga minnast til tað at tað rávin skal keypast allíkavæl tað er allur heimurin sum kappingarneyðitig um ta somu røðurðina har ímillum eru láglønarlond sum hava fimmoghálvfjerðs til fýrs prosent legri lønarkostna samanborið við virkuni í føroyum hesi støð eru alneyðugt fyri at halda hjólini koyrandi og tann fluktinskostnaður sum er nú hann liggur í millum altso til føroyar hann liggur millum eina krónur upp til tvey krónur tað kemur alt anað upá hvussu langt burtur er og um tað er feskt og um tað er frystur fiskur

í viðgerðini a løgtingslóg nummar hundrað og einogtretivu frá tvey túsund og tjúgu tað var um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk kom fram tað kom fram frá teimum vinnurekandi at føroyska samfelagið missir beinleiðis á leið eina milliard í væntandi virðisøking í føroyum av botnfiski av tí botnfiskinum sum verður fluttur óvirkaður á landinum og tá er avlaidt virksemið ikki tikið við tá var meirilutið ikki í løgtinginum fyri at leggja avgjald á óvirkaðan føroyskan fisk sum verður fluttur úr føroyum oftan til lønarlond men ein skipan har stuðul verður latin til at innflyta feskarnar frystan fisk tað hevði verið e sterkt signal sum kundi eggjað virkinum at keypt og flutt meiri botnfisk úr grannalondunum til føroyar tá røðura manglar ok u tað minnast til hetta er til flutningin ikki til sjálvan fiskin tað hevði givið eina umfatandi virðisøkin hjá føroysku fiskavirkinum sum hevði skapt støðufesti og møguleikar fyri enn javnari inntøku hjá teimum sum liva í lønaróvisni í dag okur vita hvussu fiskavirkingin fiskaskipanin riggar í dag og tað hevði sjálvandi eisini minkað um hana hendan stuðulsskipanin ferð a betra um kappingarføri hetta uppskotið vil átjan áræði og betra um kappingarføri hjá føroyska flagarvirkinum harumframt vil tað geva munandi inntøkur til tað føroyska samfelagið við inntøkuskatti mvig avladdum vinnum hókkandi útflutningsvirði og forbrúki í síni heild sum vil fløga í kommunu og landskassanum samanumtikið tað er tað viktigt samanumtikið so er hetta her ein stuðulsskipan til tað føroyska samfelagið sum vil geva føroyum inntøkur sum eru nógvar ferðirnar fleiri enn sjálvur flutningsstuðulin ein flutningsstuðul á sjey komma fimm milliónir tað er nokk til fimm túsund tons pluss á botnfiski tað kemur annupákar við keypti frá og so víðari men orsaka fýra túsund tons pluss kanska meira enn tað politiska skipanin hevur longu eina ørgrynu av ymiskum stuðulsskipanum fer at nevna nakrar saman við nevnt mjólkastuðulin í dag er sjey komma er sjey komma tvær milliónir neyta og seyða kjøtstuðulin hann er eina komma fimm og tvær komma níggju milliónir stráðfórastuðulin fimm milliónir grønmetisfaman null komma átta milliónir taðverða allar uppruktar fystkimannafrádráttirin tey flestu av hesum stuðulsskipanini hava tað til felags at vinnurnar verða meira kappingarførar og geva mal meira enn stuðulin aftur til samfelagið tað er tað tað draga seg um eg anneisini nevna nakrar aðrar stðulsskipanir okur hava viðgjørt onkra fyrr í dag sum eru kanska ikki egveit ikkikat man sia tað er eisini stuðul til samfelagið men uppisjóvar kvotur til til at stuðla undir verandi grundarlag tað er eitt virði á leið trýss milliónir árliga uppoðssjóvar kvøtur til ítøkiligt skipakeyp tað er eitt virði á leið hundrað og hálvtrýss milliónir árliga mvegfrítøkan av øllum viðvitjandi ferðavinnuni sum serliga kemur útlendskum ferðafólki til góðar tað er áleið hundrað milliónir rliga fastskipanum tí er tað undrunarvert at aldargamla fiskivinnu á landið ikki hevur nøkulunda somu møguleikar at bøta um kappingarføri altso tað er tá ástevndur tá ið tað er ikki er nokk av ráðveru í føroyum tvey hundrað ár á føroyskari søgu í dýrabarari vitan hevur virðing fiskavirkini mugu hava eitt sygdarnet og virðing fyri virkseminum sum hevur givið føroyum og føroyingum so nógv ígjøgnum so nóg mong ár hetta er ein gomul vinna tað er eingin ivi um tað okur snakka um frá átjan hundrað og nøgum fjørutinum at mann veruligani fór at arbeiða á fiska á landið mann snakkar um tryggar karmar á á sjónum tað er eingin ivi um mannhevur roynt veruligani at fáa tryggar karmar á sjónum men tað er øðrvísi á landi tað er øðrvísi á landi mann plagar at siga tað oftani í í politisku skipanini serligu vinnunevndini oftani at teimum fiska fiskuum so ta øgiliga nógvir sáttmálasklag verða haldandi skipið skal hava hava tær sáttmálar sum eru um manningarnir hava skulu hava sáttmálar og so víðari men so sjálvt sum fiskurin kemur umborð so kanst tú flyta fiskin til eitt hvørt land hon vil har sumfsk altso fralsk fakfeløg til dømis slett ikki verða vird har sum sáttmálarsletkieru til staðar og lønum er fullkomiliga øðrvísi men hesi bæði uppskotini tilsamans eykajáttaninum og sjálv uppskotið um at t at feløg sum virka fisk í føroyum kunna søkja um stuðulin at flyta fiskin til føroyar tað er ein sera sera góður stuðul til tey sum gera tað tað kann gera tey sita eitt sindur meira og tað kann gera tað at tá ið ástendur akkurtsum nú at fiskur manglar jamen so ber tað til summi hav spurt skal tað so verða eftirvendandi ár um ár jamen tað er ikki neyðugt tað er nakað sum mann sær tá ið hetta árið er farið hvussu nógvur brúkt av stuðulsskipanini er tað neyðugt athava tað næsta ár hvussu er fiskiskapurin í tvey túsund og einogtjúgutil dømis kemur nógv meir upp á landa í føroyum enn tað gjørdi í tvey túsund og tjúgu jamen so er støðan men samanumtikið so er hetta her simpultenn ein stuðulsskipanintitað føroyska samfelagið við at bara bøta um at fáa fiskin til føroyar tey skulu keypa fiskin allíkavæl tey skulu virkhan og keypa alt tilfar sum er alt tað allíkavæl og tey skulu eisini flyta hnna
landinum takk fyri formaður
se jóhannes joensen sum hevur eina viðmerk takk fyri formaður við bjad hamær lýsti væl uppskotið hvussu tað er samansett og at tað er yvir fimta hundrað fólk í føroyum sum liva av fiskini á landi í dag eg hugsi bara tá mann setir uppskotið fram so hetta hevur við stuðlið tað kann vera itt sindur ringt at svølgja seg summum men men eg hugsi víst man eftirmetir eina skipan kanska áramál setir skipanina soleiðis saman eftirmetrar anna og hyggur eftir hvat gagnund hevur í mun til sebúskapin so kom an niggja eftir um tað r nakað sum hannvil hava varandi so tað er kanska kutað verir ein ein ein royndartíð eitt ávís áramál ella ella ella mánað ella hvat teg skal vera soleiðis
mann sær hvussu hvussu skipan virkar takk fyri
aðja takkfyra hara formaður hendan eykajáttanin hon er galdandi fyri ár so skal hon koma aftur so skal landsýrin fíggjarmálin seta hann o aftur av sínam einting til næsta ár tað er ringt at meta um hvussu hum tað gevur men eg trúgvi ein millión av istu kulut siga ein millión hvussu nógv gevur hon so aftur til tað føroyska samfelagið vist tað verður brúkt bara til at fáa fiskin heim tjúgu ferðirnar tað kanska fimmogtjúgu tað er ilt at meta um að hevur eisini verið frammi at eg havi ikki valt at taka eina far inn í eina aðra eina ávísa kontu á fíggjarlógini og siga at har vil eg taka sjey komma fimm milliónir eg meti at her er ein stuðul til samfelagið men eg havi hugt tinki m ntam fíggjarlógina báði ferð fylgjandi frá nítjanogtjúgu har eru har eru kontuðir sum ikki verða tømdar hvørjum ári ikki verða heilt tømdar tað ber væl tilgjá fíggjarlógini eg ætli meg sjálvur at gera nøkur uppskot barat nd vestu mnn kan hjálpa til at her er ein kjansur fyri at her verð øllum ikki tømdar at mann kann taka ein stuðul haein ein part harfrá soleiðis ati hat er kann fíggjast eisini sjálvt um tað fer at geva pengarnar fleiri

øtil viggerðar er tvey uppskot frá bjarni hammer taðn eina tað er lígtslóg um broyting í lígslóg um stuðul til menning av fiskivinnuni á landi og hitt er so eitt eykajáttanaruppskot sum er

somu upphædd sum er nevnd í tí fyrra tað var sæ sjey og eina hálv millión

nú eitur visi okur hyggja eftir orðingini í uppskotinum so er tað so er að orðað soleiðis sum at tað verður stuðul til menning av fiskivinnuni á landi og har kundi eg gott hugsað mær at atbjarni hammer úupaða eitt sindur hvat ið tað var hvat ið tað er sum verður meint við er tað eta menning av av verandi ella er tað at ein stuðul til framhaldandi flakavinnu í føroyum tað kundi verið áhugavert at fingið at vita e har eru nøkur ting sum eg kundi hugsað mær at at

at vita eisini tá ið ið hetta nú fer í fíggjarnevndina tað er tann virðisøkingin sum mann fer burturúr serliga tí norska frysta fiskinum hvat er hon og hvat kann tann fiskurin brúkast til altso frystur fiskur kann hann brúkast til til feskfiska produktir e ella er tað í høvuðsheitum salfriskar produktir ella hvat eta sum tann vinnan serliga hugsar um øeg eri nú ein av teimum sum sum ikki eru so øgiliga bangin fyri at geva at geva stuðul tí at eg haldi at stuðul har sum hann kann vera við til at at menna nakað og at seta føroyar og føroyingar og føroyska vinnu í eina kappingarføra stuðu tá er tað n vinduvíst ikki altíð av tí ringa sjálvt um mann tá mann tá ið okur tosa so kallaði ta gomlu studningsvinnuna hon var jú tað haldi g allir flokkar á tingi vóru einiður um at tað skuldi mann burturfrá tí tað var tað var ikki av tí av ikki av tí góða og førdi til at okur so ella so ella vinnan so ela so bleiv ósunn og órentabul og ikki hevði ikki hevði tey innsitamentini inni í sær til at klára seg sjálvan soleiðis sum ein vinna jú í í útgangspunktunum skal ein vinna skal í útgangspunktunum verða sjálvberandi hon skal verða sunn og hon skal verða soleiðis hátta at hon kann hon kann fornýggja seg sjálvan og bera seg sjálvan og hava nokk til avskrivingar

tað er rætt sum tað verður víst á í uppskotinum at føroyska flakavegnan er á einum viðarmóti botnfriska veiðarin um úr føroyum tey seinastutey seinastu árini ikki bara í ár kanska eisini í ein altso einogtjúguogtjúgu og nítjan er jú bara gingin aftur á bakka og tað hevur verið minni og minni tað er verið minni og minni ráðvøra til tey føroysku virkini

tað er soleiðis at allar vinnur hava sína tíð okur hava okur vitað tað at okur hava eina kapping við láglønarlond

og okur sleppa ikki inn á marknaðir sum til dømis tann europeiska marknaðin við okra ferdivørum so okur hava nøkur ods ímóti okum vinnan hevur nøkur ods ímóti sær og tað hava okur ikki verið førur fyri at loyst politiskt okur hava ikki verið førur fyri at skaffa okum ta marknaða atgongdina á europeiska meginlandinum sum okur burdu havt á okra fiskavørum ø eg arbeiddi niðri í nøkur ár og tá arbeiddi eg faktiskt saman við einum ella ella eg arbeiddi ikki saman við tí virkinum men men kom at kenna tað virkið rættiliga væl tað var eitt virki í hisshals sum keypti ráðvørur inn frá øllum heiminum teir keypti rávørur úr íslandi føroyum norra grønlandi kanada úr suðuramerika og víðari foretleitir í danmark men tey høvdu marknaðin tey høvdu marknaðin framman fyri hurðina hjá sær og tað men og tað hava okur ikki og tað er eino og tað er kanska har sum skógvurin hjá okum trykkir allarmest tað er tað at fyri at fáa eina rentapla botnfiska vinnu í føroyum sum skuldu okur hava betri atgongd

nú fer nú fær tað fyrra uppskotið tað fer so í vinnunevndina og og eykajáttaninum hon fer so í fíggjarnevndina men í fíggjarnevndini koma okur sjálvandi eisini at spyrja inntil hetta her við virðisøking og fáa at fáa greiði á hvat ið hvat ið mann fer fyrr hvørja krónu ið mann gevur í stuðli soleiðis at mann veit hvat ið hetta her vil innibera so uttan at siga nakað um hvat ið úrslitið fer at vera so fara okur hvussur at geva teg eina seriøsa viðgerð í fíggjarnevndini og tað trúgvi eg eisini at vinnunevndin har sum bjarni hammer sjálvur situr sum formaður fer at gera
hai er tað sum eg vil siga í fyrstu syfti harra formaður takk fyri
ja takk fyri harra formaður ja sum erhard joensen vísir á so e tað nemliga okur hava fingið at vita tað fyrr men tað er altíð gott at fáa at vita hvussu nógv hvør króna til dømis í hesum førum vil geva aftur til tað føroyska samfelagið visuvit fara aftur til sjálvt lógaruppskotið so er har sum eg tikið úr hatta er ein partur av lógini er verurtað til akkurát sum hetta her uppskotið er tikið úr tann greinin er broytt har bara gjaldið er hækkað sumann kann fáa at flyta inn til føroyar men tað er eisini møguleiki í sjálvar lógini altso lógini er galdandi enn men tað er tað er at menning av nýggjum virkjum og heilt nýggjar vørur og so víðari tað er ein lóg sum spennir víða men hetta her snýr seg bara um innflutningin av frystum og feskum
keypti til flaggavíkin takk
fyri harra formaður ja takk fyri harra formaður ja tað eri tað var tað sum eg roknaði við at hetta her var ein reinur flutningsstuðul men í í í øllum førum so er tað so er tað áhugavert at vita hvat ið tað nettu gevur til føroyska samfelagið at okur fara at innføra eina sovorðna lóg okur hava jú stuðulsskipanir eisini á á fiskavirkinum okur hava als spið fiskavirki skipanina sum jú er ein ein reinur stuðul til tey sum arbeiða á fiskavirkjum visi ikki fiskavirki skipanin var ella tann tann skipanin var so hevði eg nokk einki ella so hevi tað verið nógv truplari hjá fiskavirkinum yvirhøvur at kunna manna tey virkini tí so hevði einki fólk verið knýtt at teimum alts er í so máta ein ein stuðulsskipan til ikki bara fivinnuna uppi á landi men meni eisini eisini aðrar vinnur hvar ið millum annað millum annað alivinnan har er tað har eru fólk sum arbeiða á á krivjuvirkjum knýtt at fiskavirkisskipanini eisini so tað eru stuðulsskipanir inni sum stuðla upp undir hesar vinnurnar spurningurin er so skal man innføra enn meira stuðul ella skal mann gera onnur tiltøk tað virkar eitt sindur øvugt kanska at mann sigur nú far eg at geva flutningsstuðul til at fáa fisk inn til landið meðan okur samstundis føra eina rúgvu út á landinum sum tey so ikki fáa hendur á tað virkar eitt sindur øvugt í mínari verð men viðhvørt so so eg tingini ikki so einkul
ja so takk fyri harra formaður takk fyri so er tað inngolf sólheim
smfær orðið gersovæl takk fyri harra formaður ja eg haldi hetta her er eitt s patskt uppskot sum bjarni hammer løgtinsmaður kom við oku kunnu bara taka undir við grundgevingunum hann nevnir fleiri av teimum also vit hava frammanundan eina eina eina eina fiskivinna a landi sum eru í kapping við við láglønarlond og afturat tí eg eri so einari støðu nú hvar ið te er øgiliga trupult at fáa fatur við ráðvøru hjá virkinum so tái vild nú hava hesa her lógina eg visti eg má sig jakkotsm ha eg visti stekki at handan her lógin var til fyrr enní í dag atat a mmann kann brúka hana sum eitt amboð so haldi eg tað er fínasta slag men eg eg ivist ett sindur í at tað kann kann bjarni hammer kanska svara upp á man kemur upp aftur ilg ana viðmerking og gangi ít frá teg kanna væl og virðiliga at so hetta eitur jú ein ein heta erein løgtingslóg um menning á fiskivinni og tað er gomul lóg og eg havi ikki sæð viðmerkingarnar til lógina ja tað er størri heyst arbeiði atfinna tað tá tað er so gamalt tað liggur ikki bara inni á lógi puntuma pá tann mátan so mær havureisini kunngerð til til lógina um nágreinar eitt sindur men men at tað sum eg kundi ivast í tað er atso úrúmar rmar henda her lógin møguleikan fyri bara vanligum vøruflutningi tí tað er tað sum hetta her er hetta er stuðul til tilvøruflutning so men vist tann parturin er í ordan so haldi eg tað er fínasta slag og eg rokni at her fer at fáa eina góða viðgerð í vinnunevndini av tjóðveldi tgóðu grundini komi eg ikki at vera við til tað so eg havi ikki so nógv annað at siga um hetta her mann sigr vit vit eru í nøkur støðu hvar ið og sum tað eisini verður nevnt í grundgevingunum hjá uppskotstillaranum at tað er ikki ókent at at at stuðla pá hendan mátan vit og hann nevnir fleiri dømi um um stuðul sum er inni frammanundan í vinnuni so í einari trongdari støðu sum vit eru í nú so haldi eg at tað ger einki um virkini áv landi eisini fáa eina dugnandi hond

bjarni hamer viðmerking for formaður kann eg bara lesa upp úr verða írtýri og
rugnaligir lógin heg har formaður ha ja í grein í grein eitt stykki tvey har stendur stuðul til inngold a sólsen stuðul kann játtast eftir umsókn har allir tíðindaupplýsingar um ráðírakeyp og ætlaðu eru hjálægdur og so stendur í mesta lagi hvat mann kann fáa stuðul fyrri tá i mann flytur inn og stuðulin kann útgjellasamband skjaldprógvan fyri inn í útflutning tíð er hetta snýr seg um at tú fer hann inn til føroyar so keypir hann ein ein ein keypsordra an fluttur inn á her og harfrá kostar tað og at túætlaði virkararnar í føroyum og so fert tú stuðulin tá ið tú hevur víst at rávuran er gjørd og fluttút aftur takk fyri harra formaður
grsja takk fyri ja ja eg síggi gott hvussu eftir orða og eg dugi ikki at síggja nakað sum segði hann í lógareinari bókstavir sum forðar hesun her tað undrar mær baraeitt sindur at heitið á lógini er er stuðul til menning at fiskivinnu álandi tí atnevniliga grein eitt grein eitt er jú ikki tað er jú bara rein ftutting stuðul so men tað er sikkurt einkie ritð skalið við hesum her tað tað dokk ikkivið tær
okurja takk næsta røðari er ruthvárið
so væltakk fyri harra formaður ja eitt uppskot frá bjarna hammer um stuðul til fiskivinnu á landi og hetta ersum tað er komið fram ein gomul lóg sum eg faktiskt ikki kendi mást ú fara at hyggja eftir nú uppskotið kom fyri tingi ein lóg frá nítjan hundrað og seksoghálvfems sum ikki hevur verið virkin í nógv nógv ár h men sum uppskotsstillarin bjarni hammer so hevur tikið framaftur og støða av og broytt upphæddirnar soleiðis at mann nú vil heimila landsstýrismanninum ati játta stuðul til innfluttan frystan fisk krabbadjór og skeljadjór tað verður hækkað úr einari krónu og fimmogtjúgu til tvær krónur per kilo og samstundis verður stuðulin til feskan fisk eisini hækkaður upp til tvær krónur fyri eina krónu

tað e er eingin játtan tað hevur tað nokk heldur ikki verið í nógv ár til hesa stuðulsskipanina og av tí at eingin játtan er so hevur lógin sjálvandi held iki verið virkin hetta er ikki ein lógarbundin játtan sum mann kallar so tað er hesin møguleiki ella henda heimildin er treytað av at pengar eru tøkir á fíggjarlógina og tað hava tær so ikki verið so nú er stillarin s at vit seta av sjey undraðog hálvan millión hann hevur ikki í uppskotinum nakað boð upp á hvussu hetta skal fíggjast hann hann metir sjálvur at visti mann fer at leita í fíggjarlógini so finnur mann pengar onkustaðni tað ivist eg heldur ikki í men tað er nú ein góður vana at siga hvar skulu hesir pengarnir koma frá ella skulu vit bara eitt lítið sindur djúpari niður í lumman hjá skattgjaldaranum og soeiðs sum vit gera tað nú gera viikki ein gongd há nútíðarskattgjaldaranum vit fara eftir skattinum hjá komandi ættarliðum so leingi sum vit ikki klára at fíggja okkara egna forbrúk fiskivinnin virkin ella fiskavirkini kring landið hava stóran stóran týdning í lokal økinum eingin ivi skal vera um tað eg haldi oftani er tað púra undir radaranum sum ma siga tá i vit viðgera fiskivinnuna hog tí gleði er meg faktiskt til at viðgera hetta uppskotið nærri í fíggjarnevndini altso eg haldi bara soleðis heilt yvir skipað virka tað undarligt at vit skulu veita stuðul tvær krónur per kilo av fiski at flyta inn til føroyar at virka altso hevi tað verið til appilsinir ella bananir so so er tað nemmari at skilja men fyri hvørt trýssins tjúgunda tons sum kemur upp úr havinum í heiminum eiga føroyingar tað eina og nú skulu vit gjalda tvær krónur per kilo tað eru túsund túsund kilo í einumnotonsi altso skulu vit nú til at játta stuðul til altso eg skal slett ikki

so vítt eg veit innflyta vit í løtuni eisini arbeiðskraft til hesi virkini tað er kanska dupult so undarligt altso sjálvandi rinda tey skatt og tað ger at hesi virkini kunnu haldast koyrandi tí vónandi koma vit aftur har í framtíðini til at tað verður fiskur at virkja virka men so er spurningurin eisini hví hví hví eru vit ikki meira altso nú snakka vit um menningarkvotur í áðni vit játta í milliónavirðum av menningarkvotum hví er tað ikki soleiðis at vit gagnnýta annað enn upsa og og og toskuhýsi á okkara fiskavirkjum í størri mun altso tað fer jú alt ella øgiliga stóran mun púra óvirkað av landinum og har hevur mann so roynt við straffitolli fyr tað sum fer óvirkað av hetta er hetta er lutvíst er eitt eitt øgiliga ítøkiligt uppskot ein hjálp til nøkur virkir sum virkuliga hava tað strævið visti mann hyggur eftir tí yvirskipa so er tað sum toma upp á at her er okkurt av ruskandi galið hjá okkum eg veit ikki ordliga hvat eg skal eg halda umhatta um eg fari taka undirvið tíitð ikki tað fari eg slettiki at taka støðu til nú men eg gleði meg faktiskt til at viðgera hetta í fíggjarnevndini tí hesi málini verða sum oftast viðgjørt í vinnunevndini har sum eg geri og og av tí at tað nú krevur eina játtan á fíggjarlógini so kemur tað so í fíggjarnevndini so eg skal í hvussur gera mítt til at tað færa eina góða og viðkomandi og djúpa viðgerð í fíggjarnevndini tí eg haldi hetta snýr seg um meira enn bara nøkur fiskavirkir her og nú
takk fyri
takk fyri harra formaður tað snýr seg eisini um fimtan hundrað starvsfólk í føroyum tað kan líka siga rut vísi nemliga á hvussu ber tað til at tú noyðist at innflyta fisk tá okur hava st nøggan fisk eg sjálvur hevði eitt uppskot í tingið í fjør har sum dag ar at seta avgjald á óvirkaðan fisk sum verðar fluttur til látarnarín men tað var ikki mæriluti fyri tí og og ruttvang var ein av teimum sum var ímóti tí lat tað so fara tað er eisin í ordan men grundin til eisini mann flytur fisk inn til føroyar ikki appilsinir til ti føroyingar eru serfrøðingar at virka fisk virkafisk og so bara ein kunning tilruttvang og kanska til alt tingið eisini seinast pengar vórðu settir av eftir hesum lógini til at flyta inn var tvey túsund og tíggju tá blívu settir tvær komma fimm milliónir av eg minist hvussu ó blev brúkt av tí og so var tað tað varð ymisk ymiskt taðvar meira onkuntíð og tað var ein millión var í tvey túsund og tíggju men nei tvey túsund men sum sagt tað verður spennandi viðgerðin verður spennandi hon er viktig og hvussu hó eiggin kanna het her kann geva
til samfelagið takk fyri har
s ovtakk fyri ja tað var júst tí at eg tók dømi fram við appilsinum nemliga tí at vit eru umgyrd av fiskatilfeingi og tí skuldi tað verið stórri tørvur á at innflutti appilsinir við stuðli enn fisk við við stuðli tað var har eg var og og nemliga tí at vit í føroyum ráða yvir í mun til hvussu lítið land vit era so ráða vit yvir lutfalsliga nógvum fiski-ríkidømi og og tí eigu tað ikki at vera neyðugt tað er og tað trúgvi eg eisini at uppskotstillarin samdur við mær í at tað er sum toma upp á okkurt er róruskandi
tað galið takk fyri
rut vang eina øgiliga dapramynd av hesum uppskotunum og sum at einki at skila í nøkrum veruleikin er faktiskt tann at hetta uppskotið snýr seg um o tað loysir seg at keypa fisk úr okkara grannalondum og virkhann í føroyum vissi tað ber til at betala tvær krónur úr landskassanum fyri at fáa arbeiði til nógvar hendur fáa virksemi og eina meir

meiri virði í tí framleiðsla sum tú gerst tavil siga at tú vinnur ikki bara virksemi men tú fært meir fyri fiskina enn tað tú vinnur teir pengarnar um meira afturat núh bjarni hammer verið nokk so opmiskur eg haldi at hann tosar um mann kundi fáa n virðirsøking upá kanska tjúgu ferðirnar aeg trúgvi at tað eri kanska nakað væl omanfyri men vissti mann bara sær tað út frá eini frættinsmodell visti tú klárar at skapa eina virðisøking sum gevur hasar pengarnar aftur so er tað ó gott hugskot o visti tað kann vera uppaftur meir so er tað sum betala seg fyri okkara samfelag at fara inn og gera eina sovorðna avtalu tað er eisini nakað sum mann skal hugsa um í hesum førum er at vissu vit latast standa til og tað er for lítið at fiski at fáa í føroyum og at kvirkini hokna og steingja so er úrslit tað at tað ganga túsund tvey túsund fólk arbeiðsleys tað er ikki nakað sum vit kunnu ynskja okkum og tað er ikki nakað sum sum vit koma uttanum at hava stórar útreiðslur avmen tá ið tað er sagt so er hetta ikki ein nýggjur spurningur hetta hevur verið ein diskussión í áratíggju og tað seinasta sum er hent síðan makrelurin kom er at tað eru nøkur flakavirki í landinum sum føla tað at har sum skip eru knýtt at virkjum og skipini hava fingið makrelkvotu so hevur verið argumenterað at ein partur kanska av teimum pengunum hevur verið brúktur til sum hevur slag av stuðli til at keypa feskan fisk aðrastaðni eg skal ikki gera meg dómar um um tað er rætt ella skeivt eg havi hoyrt hvussu onkrar sum hava havt skip og flakavirkir at teir siga at at har eru eingir pengar sjálvt um makrelir inn í myndini so er einki avlop til at keypa fiskfiri men tað er ein diskusión sum

kanska fólk ikki eru fult einig um í øllum førum men eg síggi hetta uppskotið sum eitt uppskot sum eitt slag av einum eini roynd at tryggja konturineleruligt arbeiði á flakavirkinum runt um landinum og tað dámar mær væl eg hugsi eitt sindur um at javnaðarflokkurin hevur eg komið fram við so øgiliga nógvum ymiskum uppskotum har ið kanska øgiliga ógv nógvir føroyingar seta spurnartekin við um tað er í álvarsemi um mann meinar taðmatí at tað er verður kanska eitt sindur lætt sindur tavur kanska ikki akkurát tað rætta orðið at brúka men í øllum førum veit ikki vita fólk ikki um teiy skuldu taka tað heilt men javnaðarflokkrin komu við einum kraftjim úttalisi nú havi eg hoyrt eg hoyrdi ikki sjálvir men tað er tað at teir ætla framvegis ikki at arbeiða saman í fólkafloysn og tað tað undrar meg nok so nógv tí at hetta málið her sum bjarni hammer leggur fram tað kundi saktans verið eitt mál sum fólkaflokkurin og javnaðarflokkurin kundu sett seg niður at samráðast um og og funnið eina loysn uppá men men tað er kanska langt úti í framtíðini vissu javnaðarflokkurin absolutt einki vil hava við fólkaflokkinum at gera men sjálvandi vóni eg at at javnaðarflokkurin kemur á betri tankar tí tað er eisini eitt sindur órímiligt og ódemokratiskt at útilukka ein stóran part av teimum føroysku veljaranum at siga at vit vilja einki hava tygum at gera

ja nú ivast formaðurin í í javnaðarflokkinum hvussu stórur parturin er nú tað er eingin ivi um at tað veit mæn ikki fyrr enn væl hevir verði hvussu tað er løtuna er a hvussu soleiðis at fólkaflokkurin er størstu flokkur á tingi og tað burdi ikki verið útlukkað og tí vil eg siga hetta skal fáa eina góða viðgerð vit fara at hyggja eftir er hetta nakað sum loysir er hetta ein íløga sum gevur avkast og út frá tí verður støðan
so tikin frá oglari síðun
takk fyri harra formaðurja takk fyri harra formaður eg samdur við jakud mikkelsen at tað er aso betalir t er tað gott fyri samfelagið tað føroyska samfelagið men eingin tað er eingin ivi um tað okur hava fimtan hundrað pluss fólk í starvið í dag vss eingin fisku so er tað fiskaipanin til honm einaferð dømis út og so tað yvirt staðið tí er tað øgiliga óheppið hetta hetta snýr seg um meðan tað er tørvur á fiski og tað er tørvur á ráðvørum ú tað e eingin ivi um tað og tí er virkini pressaðir til at flyta inn fyri at halda tað koyrandi til einaferð tá kemur nokka fiskið aftur á grunninum men hvat gevur tað tð føroyska samfelagið altso fyri hvørt kilo av fiskir har skal v gerast innkeyp harkarey hr er arbeiðsløn har er pakningur har er salt og har er har eru smiður og og so víðari tað er ein ørgrynna av julum sum fær í gongd tá ið fiskur keypar landa í føroyum tí tí tað ger tað so fantastiskt at okur enn arbeiða so nógv í fiskavinnuni á landi í dag men eg hopi eisini sum tú sum sumsum jakum mikkesen vísir á at

harra formaður tað er púra rætt at eitt flakavirki sum arbeiðir hvønn dag og og og fólk fáa eina fulla tíma viku tað er tað mesta optimalað fyri flakavirki og visu visti tað bara røkkur til kanska hálva viku av føroyskum fiski so er tað ómetaliga gott bæði fyri virki og fyri fólki at mann kann fylla upp við fystum fiski sum hava keypt aðrastaðni sum ger tað at maskinar er í gongd so sæð út frá einum okonomiskum sjónarmegi er eingin ivi um at tað at arbeiða frystan fisk sjálvt um tað kanska hevur kravt øgiliga nógv royndir fyri at fáa tað so gott sum tað ber til kvalitet so góðan sum tað ber til so er ta eingin ivi um at sjálvt um tað kanska ikki kastar so nógvar pengar av sær til virkju so er tað allíkavæl fyrimunir at kunna hava virki koyrandi hvønn dag so
ja hetta skal fáa eina góða viðgerð
ja so er tað erhard joensen takfyri hara formaður ja tað er eingin ivi um at vissi vissi meiraavkasti til samfelagið kann vera meira enn tvæ krónur so kann tað geva meining at mann hevur eina stuðul inni eitt sum búskaparfrøðingar oftani hava sagt tað er tað at mann skal ikki hava stuðul inni tí at so uppiheldur mann einari vinnu sum hvar ið tey starvsfólkini sum starvast har so starvast tey ikki onkra aðrastaðni hvar ið mann kundi fingið eitt størri avkast av teimum kanska
miksasen kundi huglagt eitt lítiðsindur um tað eisini
ja harra formaður tað er sjálvandi er tað tioretist púra rætt at vit vistu tað er ein vinna sum ikki ber seg og tey fólkini kundu verið í ein øðrum parti av arbeiðslívinum sum gav gav samfelagsmeining so er tað tioretus eingin ivi um at so eigur mann at latast hann til men vit eru ein fiskivinnuskjóð og tað sum vit liva av er at fara út at fiska og tað sum umræður tað er at vit fáa hæggreitt hendan fiskin at føroyskar hendur hendur í føroyum arbeiða henda fiskin soleiðis at tá vit selja fiskin at vit fáa so nógv fyri hvønn hvørt kilo sum yvirhøvur møguligt tað gevur meining fyri okkara samfelagsbúskap og tí er spurningurin sum eisini erhard joensen var inni á tá ið hann hevði orðið avgerandi neyðugt at vit brúka meiri orku til at fáa betri atgongd til marknaðarnar rundan um oknu tað er og hevur verið ein sera týðandi spurningur í nógv nógv nógv ár vit hava ein avtalu við es har vit hava fulta forðingum meðan es hevur atgongd inn í føroyskar búskapinum uttan forðingar tað er ein ójavni sum er komin í tí at føroyingar hava ikki dugað nóg væl á samráðst og tí hevur tað verið heilt upplagt at í samband við at es lond og natolond og vesturheimin ynskji at koma til føroya við einum ratara at mann
malíka minnir tær á at ja tit mugu gjarna byggja rá tær her beint men áðrenn tit byggja hann lat okkum so fáa eina atgongd til egelsmarknaðin og til aðrar marknaðir í natlalondum sum virkuliga gevur meining tað kndi loytakfyri harra formaður næstu rorði helgja
harra formaður hetta reitt uppskot frá bjarni hammer um um at veita einstuðul til fiskavirkir til a keypa ráðfisk ella keypa ráðvøru øog grundleggjandi má eg siga at eg eg haldi at vit skulu vera øgiliga varin við rakstrarstuðli ikki tí tað eru støður sum vinnan kann koma í sum vit vita er ein fyribils støða hvar ið tingini broytast aftur og so kann tað vera hava týdning at halda lív í vinnuni soleiðisnar at vinnan er til tá vit komu forbí hesa kreppustøðuna vit hav akkurát verað ígjøgnum eina koronakreppu hvar ð nógvur vinnulív og nógv virksemi í landinum rennu seg fast og vit sógu tað at vist tú ikki hjálpa teimum forbíða hesa støðuna so kanska tey eru eg slepkki til tá ið tá tá ið kemur aftur tað vil siga at mann roynir at bjarga virkjum og fyritøkum sum annars eru væl riknar men sum bara renna seg í eina undantaksstøðu tí kann tað vera skilagott at at at hjálpa teimum yvirum eina sera støðu men mann skal altíð vera øgiliga varin við at hava varandi rakstrarstuðul inni tí sum erhard joensen nevndi eina viðmerking fyri altso tá heldur tú fólk í eina vinnu sum kanska ikki ber seg og tey fólkini kundu kanska í staðin við okkura aðrustaðni og sum kastaði meira av til samfelagið so at tað er eitt sindurman skal ra ett sindur ein tvíeyggjaðum svørði og eg haldi tá man hyggur efylgt við í føroyskum politikki gjøgnum øll hálvfjerðsuni upp í fýrsuni so var studningur líkasum loysinarorð til alt altso vit høvdu ráfiska krunur vit høvdu landskassan veðhald og alt møguligt inni og alt var studningur men so renna teð okkum íð kreppuni og aftan á tað so fór alla reyða studning altso áðrenn var altstudningur og aftaná varð studningur altíð av tí óndi men tað er ein ein ein veruleiki millum har tú skal hjálpa vinnuni gjøgnum eina trupla tíð uttan at tú skalt hava varandi rakstrarstuðul inni tí at hyggja eftir hesi lógini so stendur í uppskotunum at hon e feráhuntran hundr g seksoghálvfems sog seinast broytt í sjeyoghálvfems so hugsi eg hvat fyri samfelagdið við tá jo tað er akkurát tá vit vóru í kreppuni og tá var tað sjálvandi nakað frammi hvussu hvussu fáa vit ferð á samfelagið aftur og og tá hevi tað sjálvandi øgiliga stóran týdning ein vandi við kreppuloysnum er altíð at tær færa ikki úr gildi aftur altso kreppan bleiv liðug men lóginar ellalhesa skipanina teir koyra koyra víðari vit hava nógvar skipanir í føroyum í dag sum eru avleikar av at í einaferð í kreppu kreppan leskan farin men tað bleivr við at liva og tí haldi e át tað besta vit gjørdu í samband við koronakreppuna tað var tá vit høvdu so nevnda sólseturs ásetingar í teimum skipanum tað vil siga tann og tan datin fara æ úr gildi aftur við sít einki annað hendir og onkurntíða varð var noyddir at forleingera eitt sindur men men men so fóru tað úr gildi og so koyrir samfelag víðari tí at nú er korona liðugt og vit skuldu helst hava at koma til dagligdagin aftur so eg haldi at mannskal vera varin við rakstrarstuðli men mann skal eisini vera opin fyri at í einari truplari støðu skal mann hjálpa vinnulívini forbí hesa hesar forðingar sum er á vegnum og kanska eru fiskavirkini akkurát við tí støðuni nú tað dugi ikki at merkta um at tað trúgvi a at tey farathyggja nærri eftir
tá ið tettum málið verður viðgjørt í nevndini takk fyri ja takk fyri
so er tað oynviðmerking bjarni hammer gersuvælja takk r formaður sum helgi abradsen vísir á altso okur hava eina rúgvu av stuðulsskipani inni í dag eg áeg mann kann ikki gloyma alla ferðavinnuna sum er emvigfrí sum faktiskt næstan bara er til útlendingar sum koma eina ferð kanska tvær ferð heim til føroyar teir velja tað føroyska samfelagi at stuðla við kanska hundrað milliónum pluss hendan eykajáttanin hon er galdandi fyri ár so sjálvandi vildi mann sæð hvussu tað fór at ganga men tað reingin ivi um bara higgi eftir tølunum hvussu lítið av botnfiskið er komið upp á land í føroyum og allíkavæl sjálvt um nøgdin er nógv minkandi so fer sirka eg haldi tað vór áttaogtjúgu prosent haldi eisini óvirka landinum so so fka um mann vili mann vild ikki leggja avgjald á óvirkaðan fisk so tað eingin ivi um tað at akkurát nú í løtuni eta alneyðugt at mann kann vísa stersignal kanska at stuðla hesum partinm av vinnuni sum altaná líka hevur yvir fimtan hundrað fólk í starvi sum øll betala skatt í føroyum og brúka hvørjar
króna í føroyum takk fyri harra formaður
harra formaður ja altso bjarni bjrni hammer púra rættur tí at tað er nógv sløg av stuðli í vinnuni í dag millum annað mvigfrítøka og annað og mann kann altíð spyrja er tað rætt at tað er inni ella ikki rætt og tað tað kann mann eisini hava hasin skeptisk við men eg haldi eisini tað annað sum jarni hammer nevndi er áhugavert tað er tað at hvat er hetta fyri at vinna altso fiskavirki e typiskt eitt arbeiðspláss har nógv fólk arbeiða sum eru ófaklærd og sum kanska ikki sleppa inn á onnur arbeiðspláss og og og tí er tað tí kann tað eisini verða eitt eitt eitt eitt samfelagsatlit mann kann hava inni altso ynskja vit at hava hesi arbeiðsplássini ynskja vit at hesi fólki eitskulu hava møguleika at hava eitt arbeiði so so har eru nógv ting vit skulu hyggja eftir og og og og tað er eingi eingin iva um hetta er ikki bara svarthvítt og og og tí trygva a tey í nevndini fara athyggja nærri eftir hvat
hvat er tað rætta at gera takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er endað og hesi bæði málini tey verða beind í ávíkavist vinnunevndina og fíggjarnevndina vit koma so til fyrstu viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og trettan tað er uppskot tilsamtyktar um at dagføra løgtingslógina um starvsmenn skuldu biðja um framsøgufólk kristian andreasen fyri fólkaflokkin aksel johannesen fyri javnaðarflokkin helga abramsen fyri sambandsflokkin steffan klein poulsen fyri miðflokkin og rutt vang fyri framsókn ger tey sum eru komin uppá her so fær christian andreasen
takfyrihra formaður tað er uppskot frá javnaðarflokkinum um til samtyktar um at dagføra starvsmánarlógina taðer faktisk aðru ferðina í hesi tingsetuni ella í í hesum her vælskeiðnum latið uppskot eð lagt fram tað varð lagt fram í tvey túundog nítjan haldi eg og var fyri í rættarnevndini og tá falla uppskotið og eg vil siga tað ati eg taki undir við at starvsmnnalógin verður dagførd og tað var eisini tað sum vit skrivaðu í áliti tá í rættarnevndini tá vit løgdu fram álit akkurát hvussu að skal gerast tað ír hesun spurningur haldi eg sum partan av arbeiðsmarknaðinum mugu samrøðast um tí at hetta má vera eitt arbeiði sum verður gjørt í samrøði við partanr av arbeiðsmarknaðinum starvsmálalógin er jú gomul om nvtfra o áttaoghálvtrýss og hon er jú ikki broytt faktistsíðani nítjan hndraðog hálvfjerðs og tað vil siga tað er heilt upplagt at hon krevur dagføringar starvsmálalógin i regulerari rættarstøðuna hjá starvsfólki bæði hjá tí almanna og privata og tað er ein ógvuliga sentral lóggáva viðvíkjandi rættindunum hjá teimum starvssettu og at eð ikki kal vera regulera seð á níggjuoghálvfjerðs tað haldi eg er eitt indur undarligt ein spurningur sum oftani hevur verið frammi tað er nær er mann starvsmaður og eg varda teimum reglunum sum eru galdandi har tí at hvat við partíðarsettum og eg haldi at tað eri ef eftir hondini rættarpraksis fyri at tey sum arbeiða umleið tjúgu tímar um vikuna tey verða fevnda lógini í danmark er tað við lógu haldi eg minkað niður í átta tímar ta vi siga at mann hevur fleiri fólk sum umfata eru umfatað lógini men hvussu tað skal era í føroyum tað tað veit eg ikki ordiligani tað haldi eg sum segði í áðni tað er fyrst og fremst nakað sum eg haldi mann eigur at gera í samráða við vinnulívið og fakfeløg sum man kann samrøða seg til eina loysn sum hóskar til føroysk viðurskiftir eitt annað evni sum onkuntíð hevur verið frammi ella evi nógv frammi í øðrum londum tað er ósakligar uppsøgnir altso í dag er tað soleisinr at ein arbeiðsgevari er hussu ein privat arbeiðsgevari hann kann siga ein starvsmann upp ea starvskvinna upp uttan nakrar grundgeving bara at man yvirheldur freistirnar í lógini tað almenna kann ikki gera tað tað almenna ágrundgevan fyri tí og hava sakliga grundir um at fremja hoyring og sovíðari sovíðari men ein privata arbeiðsgevari hann kann gera tað uttan at siga hví og í danmark til dømis eru koyrdar er at innsetta reglur í lógina um at mann skal í hvussur hava eina sakliga grundgeving fyri tí tað haldi eisini hóskar seg til samfelaga í dagarmun mann gevur e eina saklia uppsøgn síðstna av teimum tað starvsfólkið verð uppsagt veit hví tað vera uppsagt og og at tað ligga liggja sakligur motivur aftanfyri nso heldur ikki har havi eg nakað ímóti at tað verður broytt eitt annað sum stendur í upskotunum her tað er at tað er um mann skal skal geva starvsfólkið eitt serligt viðurlag í saman vi uppsókn tað er soisnari at lógin hevur nakarð freistir og og gevur nøkrur rættindir har um so skal eg hava nakrur rættindir út yvir tað tað eg haldi eg aftur er ein spurningur sum sum arbeiðsmarknaðurin eigur at úttala seg um áðrenn eg skal gera millum dómara yvir hesum her eitt annað umráði sum stendur í uppskotinum er hetta her við partíðarstørvum í dag stendur tað soleiðis í lógini at tú hevur ikki loyvd at hava onnur størv uttanum loyvirfararbeiðsgevaranum eg skilji uppskotiskinar nú venm við og sigur tað at mann hevur rættirli at hava onnur starv vist ú ikki gongur úti yvir tað starvið man hevur hatta har er g eitt inur ivasamur um tí at í øllum starvskontraktum eg havi sæð so so stendur taðat mann skal brúka meginpartin av sínari arbeiðstíð til tað starvið mann hevur og man kann ikki hava undirstarv uttan loyvi frá arbeiðsgevaranum men akkuráthatta verður lagt rættist tað vil eisini yvirláta til til arbiðsmarknaðin so eg skal faktiskt bara siga tað at eg vil heita á landstýrismannin um at seta arbeiði í gongd at setaein arbeiðsfólk at fáa seg lóggávuna dagførda
takk fyri frá mær ja takk fyri so er tað aksel johannesen sum eigur orðið fyrst ja
takk fyri harra formaður til viðgerðar nú er eitt uppskot frá okkum í javnaðarflokkinum ella frá undirritaða vegna javnaðarflokkin og upskot til samtyktar uppskot til samtyktar tað er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyrá løgtingiðum uppskot um dagførda og tíðarhóskandi løgtingslóg um starvsmenn eg kan bara lesa viðmerkingarar uppskotinum fyrsta mars tvey túsund og tjúgu varð sama uppskot lagt fram men varð felt hóast undirtøka var fyri at dagføra lógina í meirilutaálitinum frá rættarnevndini varð mælt til at landsstýrið setti einar arbeiðsbólk til endamál sum skilst er eingin arbeiðsfólkur settur at eftirmeta og dagføra starvsmannalógina og tískil meta upbsskot setararnir at neyðugt er at leggja uppskotið fram av nýggjum starvsmannalógin løgtingslóg nummar trettan frá tjúgunda mars nítjanhundra og áttaoghálvtrýss um starvsmenn og tá mán líka siga at hann sigur starvsmenn so er kanska heiti ikki hóskandi í dag tí at tað eru eisini kvinnur og kanska fleiri kvinnur sum eru fevndar av lógini enn menn men hendan lógin varð sett í gildi í nítjan hundraðog áttaoghálvtrýss og lýsir týdningarmestu umstøðurnar og treytirnar hjá starvsmonnum síðani starvsmannalógin varð settr í gildi er eindagførd einaferð við løgtingslóg nummar seksogtretivu frá annan juni í nítjan hundrað og hálvfjerðs til samanberingar eru danska starvsmannalógin dagførd fleiri ferðir í hesum tíðarskeiðnum trundleggjandi broytingar í hendar á arbeiðsmarknaðinum hesi seinastu trýss árini og tí er tørvur á at lógin aftur verður dagførd skal hon svara til nútíðarkrøv og tørvur er á at fleiri verða fevnda lógini um starvsmenn bæði tey sum arbeiða í tíðaravmarkaðum starvi og tey sum arbeiða niður í átta tímar um vikuna avmarkað størv hava líkasíðan lógin kom verið heimylla eftir starvsmannarættinum tó at tey ikki hava verið regulerað beinleiðis í starvsmannalógini trupulleikin er at rættarsøðastøðan viðvíkjandi hesum setanunum kann verða ógreið og vandið hevur verið fyri at vanligu uppreglurnar eftir starvsmannalógini verða undir grivnar danska starvsmannalógin er tí dagførd so at tíðaravmarkað størvini verða nevnd beinleiðis krøv verða eisini sett fyri at nýta hetta slagið av setan sum er eitt undantak til høvuðsregluna um at starvsmannastarv hava uppsaknar freistir burtursæð frá uppsaknarfleisuni fara starvsmenn í tíðaravmarkaðum størvum av at hava júst somu setanarrættindi og setanarskyldur sum onnur í føstu starv viðvítjandi teimum sum arbeiða niðursetta tíð ber til at vísa á sum dømi at danska lógin fleiri er broytt fleiri ferðir og er markið fyrst lækkað niður í fimtan tímar og síðani niður í átta tímar grundgevingi er millum annað at í dag r er ikki óvanligt at fólk hava fleiri partðastørv og hava tann minst líka stóran tørv á á verju sum onnur ásetingin í paragraf eitt stykki tvey um at viðkomandi persónsei viðkomandi persónsarbeiðsmegin fyr enn meginpart er bundin í viðkomandi virki er frá uppupprunalógini og hon er ontíð tulkað við støði í dómi í føroya rætti sum helvtin av vanligari arbeiðsviku tavil siga umleið tjúgu tímar ivir hevur verið um ítøkiliga markið sum undir øllum umstøðum eru ov høgd og ikki svara til tørvin á dagsins arbeiðsmarknaði eisini eru stórur tørvur á at tað verður forðað fyri ósakligari uppsøgn av øllum starvsmonnum starvsmenn sum arbeiða innan tað almenna eru í dag vardir móti ósakligari uppsøgn við fyrisitingarlógini aðrir starvsmenn til dømis limir í føroya arbeairafelag eru vardi móti ósaknar uppsøgn við sáttmála tíðin er komi til at javnseta starvsmenn á privata arbeiðsmarknaðinum við starvsmenn á almenna arbeiðsmarknaðinum tá ið umræður uppsagnar verju verja móti ímóti ósakligari uppsøgn hevur verið galdandi fri allar starvsbólkar í grannalondunum hjá okkum í fleiri áratíggju harafturat eiga vit at tryggja starvsfólki sum hava starvast í nógv ár á sama arbeiðsplássi eitt serligt viðurlag verða tey uppsøgt eina áseting sum somuleiðis er galdandi í grannalondunum hjá okkum aft enda skulu uppskotsetararnir eisini halda uppsketarin eisini at tað hevur brúk fyri at greinin um onnur størv vendir øvugt als taðvil sigð greinum um mann kann hava onnur størv í dag er meginreglan at starvsmenn kunnu fáa undantak til at átaka sær annað starv hjá øðrum arbeiðsgevara heldur eiga vit at siga at starvsmennr kulu hava rætt til at átaka sær annað starv so leingi tey ikki eru til ampa fyri arbeiðsplássið har tey starvast verða hesar broytingar gjørdar verður tað mett at verða fyrsta fet á leiðini ímóti einum nútímans starvsmannalóg uppskotsetararnar mæla til at nýggja nýggj starvsmannalóg ver gjørd við trý partarsamráðingum millum partarnir á arbeiðsmarknaðinum eisini mæla uppskotsetaran til á støði í teimum í møguligum samráðingum millum annað kundi verið tikið niðan fyri tilmældu broytingum harafturat verður mælt til at støðan varður tikin til hvør er rættir kærumyndugleiki í hesum sambandi tilgongdini til at fáa eina dagførda starvsmannalóg far uppskotsetarar mæla til at hava hesar broytingar í huga sjálvandi kunnu partarnir eisini kasemju koma til semja um aðrar broytingar tað broytingara sum vit í javnaðarflokkinum fyrstu fen at hugsa um er hesar ásetingin í paragraff eitt stykki tvey tað er ein treyt fyri nýtslu lógarennar at viðkomandi persónsarbeiðsmegi fyri ein meginpart er bundin í viðkomandi virki og hansara starv er soleiðis at hann er undir fyri henda kundi hóskandi verið broytt til tað er treyt fyri nýtslu lógarinnar at arbeiðstakarin í miðal arbeiða minst átta tímar um vikuna fyri arbeiðsgevaran og á starv hansara er soleiðis at hann er undir fyristilling arbeiðsgevarans í parkaf eitt kundi hóskandi eitt nýggjstykki fýra verður sett inn sum ásetti at lógin er eisini e galdandi fyri tíðastarv tíðaravmarkað størv erið størv har greitt er ar greitt og nágreinilitir avtala nær starvið skal enda tað er at loysa ávísa uppgávu ella at loysa onnur starvsfólk av og skal verða gjørt við støði í objektivum sakligum grundum munur eigur ikki at verða gjørdir á starvsmanni í tíðaravmarkaðum starvi og øðrum starvsmonnum í tann mun hetta er ikki ásett við lóg ella kollektivum sáttmála tíðaravmarkað størv kunnu ikki leingjast uttan so at objektivar sakligar orsøkir eru til tess tó undantikið grein tvey í løgtingslóg um tænastumenn landsins hetta er til dømis la hetta er til dømis leingjan orsakað av forfalli sum ein ikki kann fyrireika seg til frammanundan so sum sjúku barnsburði barsil farloyvi ella um ein gjørt borgarligt umboð sum kemur aftur at á at ávíst tíðarskeið er lokið ella bundin uppgávan er loyst sambært avtalu ella sum er neyðug fer at loysa ella betra upprunaliga bundnu uppgávuna sum skuldu loysast í avmarkað tíðarskeið hóskandin kundi ein parargraf tvey b varð sett inn í lógina í ásetti at um uppsógn av starvsmannin ikki verður mett at vera saklig grundr við viðurskiftum sakliga krunda í viðurskiftum ið viðvíkja starvsmanni ella arbeiðsplássið skal arbeiðsgevarin rinda eitt viðurlag hetta kundi veri ásett við støði í starvstís starvsmansins gb og øðrum umstøðum sum gera seg galdandi í sambandi við málið harafturat kundi eitt nýtt stykki verið ásett um at um starvsmaður hin verið sarvið a viðkomandi arbeiðsplássi í minst tíggju ár tá umpsóknin fer fram kann viðurlagið verða umrøtt sum umrøtt stykki eitt verða up til fýra mánaðarløn aftaná fimtan árá samanhangandi arbeiði av sama arbeiðsplássi kann viðviðurlagið til dømis verða upp til seks mánaðarløn umframt at ásett verður at ásetingarin á stykki eitt og tvey er somuleiðis galdandi um talan er um ósakliga burturvísing í pargaf fjúrtan kundi verðnent soleiðis starvsmaðurin kann ikki uttan loyvi frá arbeiðsgevara taka sær starv uttan fyri tænastuna verður broytt til at starvsmaðurin hevur rætt til uttan samtykki frá arbeiðsgevara at taka sær annað starv um starvið kann røkjast uttan at vera til ampa fyri arbeiðspláss nú nevna vit rættiliga ítøkiliga nakrar broytingar viðtíjavaðaflokkinum tað er so broytingar sum vit halda mann eigur at gera sjálvandi tá vit siga tið trý partasamráðingar sum siðr so at tað kundi eisini verið aðrar broytingar sum bæðir partar av arbeiðsmarknaðinum

broytingin tað er at í dag er tað soleiðis fyri at vera fevndur av lógini skalt tú arbeiða altso hálva tíð minst tjúgu tímar sambært rættarpraksis men í dag er tað rættiliga nógv fólk sum hava fleiri ymisk arbeiði altso átta tímar einum staðin sekstan tímar okkara aðrastaðni so tjúgu tímar einum triðja sum arbeitt sindur ymiskt og tey dettaei sindir ímillum lógina u vóra ikki fevnd nakrastaðnis og tí eiga at tey t verða fevnd á eysini tey at hava eins og ølla onnur tørv á tí trygdini sum lógin her gevur teimum vit mælast til átta tímar tit tað sum er í danmark men um tað skuldu ver tíggju elaokurt annað ta tað kan eg altíð um men átta er tað sum vit mæla til og so er taðhetta her við tíðaravmarkaðum størvum sum vit í javnaðarflokkinum halda verður útnyttað á ella fólk verða útnyttaði við tararmbeika starvum sjálvandi er tað neyðugt starv g vá mínuta ógv men tað er nógvastaðnis at fólk sum varða sett ú tðarrkað starv tay vara sett tíðartíðaravmarkað starv í eitt ár og so aftur eittár og so aftur eittár og so aftur eittár og summi eru í starvið kanska sjey átta níggju ár og framvegis í tíðaravmarkaðu starvið og har er tey kanska tað almenna eg vetki um kommunurnar eisini sum kanska ganga á odda tað hava tær ikki somu rættindi sum tey sum eru í føstum starvi og tað halda vit er skeivt og tí eigur mann at lóggevar her um tá tað er tíavmarkaði starv tað hava somu rættini sum øll onnur og mann kann tá avmarkað sær erdóg tíðar avmarkaði starv man manikki blíeiv við at endurnýggja tað uttan uttan heilt heilt heilt góðar grundgevingar annars ema at seta fólk í fast starv tað er roytin numar tvey o broytingnummar trý tað er í sáttmála og hjá tí almenna kann mann ikki siga fólki upp ósakliga alto að skal n grundgevin hat viðkomandi er óegnaður hvur gjørt nakað skeivt vil at ikki gera sítt arbeiði ella at arbeiðsgevarin hevur nakrar avbjóðingar til dømis tá hann má spara so er tað í lagi um ikki so eigur tað ikki bara til nakrastaðnis á arbeiðsmarknaðinum og ann javnseta øll og at fólk sum hava verið serliga leingi starvið tíggju ár fimtan ár longri oyga at fáa eitt serligt viðurlag í tað er ikki órímiligt og taðn allarsíðsta broytingin tað er

ja tað er tað mann kann hava møguleikar fil at fáa eitt annað starv í dag er tað soleiðis kanst a ikki fáa annað starv og fá arbeiðsterin gjørdar loyvi men tað kann vera onkur sum til dømis at arbeiðat hjá posta mánadagl fríggjadag hevur hug til at taka nakrar vaktir á bústovunim hjá almannaverkinum ella í eldrarøkni eitt leygarkvøld tað er ikkitl ampa fyri starvið og posta tí skal viðkomadi sjóvandi hava loyvi til tað
so leingi er tað ikki til ampa fyri arbeiðsgevaran soleiðis áðrenn vit hava vend í lóggávuni sambært okkum í javnaðarflokkinum ja takk nú er tíðin væl veruliga farin
har er ein viðmerking jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna jaakseve johannesen lýsti væl málið tað sum undrar meg tað er tað at mann ikki hevur gjørt nakrar broytingar síðan tjn undrað g áttaoghálvtrýss hvussu brtað til at mann ikki hevur gjørt broytingar síðan tá eg kundi hugsað mær at vita um tað søguliga sæð er soleiðis at at mannikki endur hyggur atir lógurnar ella mann hevur samskifti við felagið ella ella um mann bara hevur ikki altso hvat hvat er orsøkin til at mann ikki hevur endurskoðað lógina allasta tíðin
tað undrar meg takk fyrija
ja takk akseli janusen ger so væl ja takk lógin er sum sagt frá nítjan áttaoghálvtrýss og tað er ein úrgjóðsvarpnýttur donsk lóg á sama lóggáva í danmark hon er broytt einaferð hon broytti nítjan áttaoghálvtrýss so nú verður fýraoghálvtrýss ára síðani nei tveyoghálvtrýss ára síðani síðani tá er hann ikki broytt hví veit eg faktiskt ikki men tað er eingin ivi um at arbeiðsmarknarnir broyttu rættiliga nógv upp á ein hálvøld og í danmark og eisini okkara øðrum grannalondum hevur mann tillagað lóggavnað út frá at arbeiðsmarknaður er broyttur tað hevur mann ikki gjørt í føroyum men eg haldi at tí rýmið semjurini her enn eg hoyrdi kristian andreasen sum var fyrstur framsøgumaður og eisini tann málið var fyri løgdukifjørðsveimin árið síðani at um mann skal semja um allar broytur eftir á stevnardókum mæl tís hvussu semja um at tað er tíðini komin til at dagføra lóggavnað
tað arbeiðir fyri gongd sjólvansmøldi ja takk næstur
gsfrú forkvinna ja hettaer ett uppskot frá javnaðarflokkinum uppskot til samtyktar um dagføra løgslógina um starvsmenn og eg eri samdur við báðum undanfarnu røðarum í tí at lógin hn oiður at verða dagførd og johannes joensen spyr hví lógur ikki so dagførdar oftari og tað eru øgiliga tung prosess o ótrúliga tung tá ið eg var lanstýrismaðurn tá royndi at avtaka onkrar púra heilt elligamlar lógir sum slettkis høvdu brúkt tær í nógv ár og tað tað var ikki meir tað koma ígjøgnuma ella so langvar prosessin fyri a fyri at sleppa av í ílógur so og hetta her er ein sovorð lóg hvar mann eg nokk o samdur um tað at tað skal vera trý partarav samráðingar atso tríggir partar um at gera hata og tí er tað ein ein við prosess íð tí og tá ið eg var landsstýrismaðuri tá tosaði itt sindur við starvsfelagið um t hesa lógina og vit høvdu eisini ett sindur samskifti í umhvørvisvinnumálaráðnum um at fáa hana dagførda og men eg fekk at vita beinanvegin at at lógin er øgilig umfatandi og og tí fekk eg at vita hetta var í mai tvey túsundog tjúgu at eg skul ikki rokna við at tað var tí komandi tingsetuni tá at tað bleiv liðugt og men mann skuldi so seta ein bólk av altso trý partasamráðingar ella tríggjar landsstýrið og báðir báðir partarnir á arbeiðsmarknaðinum skuldu líkasum setast við hesum her eitt annað sum eisini kundi komi á vegin tað var tað t lønarsamráðingar vóru eisini av vegnum o takann eisini forstýra sovorðt arbeiði so og hvat síðani er hent við málinum tað veit eg ikki men nú eg s ista stenda ig isum uppskotinum her at bólkurin ikki settur tað veit eg tað kennist so einki til men men men so svær støðan tá í hvussur so at men eg eri púra samdur við javnaðarflokkini tí at hendan lógin eigur at verða eigur at verða dagførd sulógin hon er stórt sæ óbroytt í gott hálvtrýss ár ein lítil broyting gjørdi í hálvfjerðsunum men ikki so øgiliga umfatandi har eru nakrir trupulleikar tí at arbeiðsmarknaðurin er nógv broyttur í ølla hesi árini millum annað tað at lógin r hevur onga verju ímótirósakligari uppsøgn og so framvegis og akselve johannesen nevndi fleiri onnur ting sum eru avbjóðingar so eg eri púra samdur tí at vit eiga at gera hetta her um uppskot til samtyktar setir meira ferð á tað veit eg ikki altso nú nú kann tað verða lansstýrismaðurin kann greiðast inu nærri frá hvar hvar málið er í løtuni men men tað er eingin ivi um at sæ vilja um at fáa hetta gjørt men men prosessin honumr tungu og ofta er tað tungt at fáa afáa tað skinnaði inn sum sum sum livur so nógvum so hetta her uppskotið fara it hvussu fr at geva eina góða viðgerð og vit vóna so at at úrslitið øllum førum verður ein ein dagførd lóð
takk fyri ja takk næsta røða er her
tever polstóttur gersvæltakk fyri frú forkvinna ja vit viðgera uppskotið frá eitta uppskot frá javnaðarflokknum uppskot til samtyktar um at dagføra lógina um starvsmenn og at gera hana meira tíðarhóskandi lógin um starvsmenn hon hevur eftir hondini fýraogtrýss ára baki við bert einari dagføring í sum var í nítjan hundrað og hálvfjerðs starvsmannalógin hon lýsir viktigastu umstøðurnar og treytirna hjá starvsfólki men tað eru ikki ikki øll sum eru heilt fevnd av lógini millum annað tey sum arbeiða í tíðaravmakaðum størvum og so víðari arbeiðsmarknaðurin hann broytist alla tíðina og hann er eisini nógv broyttur síðan starvsmannalógin kom í gildi og tí er tað sjálvandi neyðugt at vit dagføra lógina so hon stendur mát við nýtímans arbeiðsmarknað og samfelag uppskotsetararnir siga millum annað í viðmerkingunum at tørvur er á flei at fleiri varða fevnd at lógini har tey serliga leggja dent á starvsfólk sum eru í tíaravmarkaðum størvum og starvsfólk í arbeiða niður í átta tímar um vikuna við fyrisitingarlógini so eru alment starvsfólk munandi væl vardari ellavard enn starvsfólk í privatu vinnuni eru millum annað frá ósakligari uppsøgn soleiðis eigi tað sjávandi ikki at vera tí er hetta uppskotið eisini eitt gott høvi at fáa javnsett privat o alment sett starvsfólk soleis at tey hava somu rættindi og verju á arbeiðsmarknaðinum sta eigur sjávandi ikki at vera munur á dú um tú arbeiðir fyri tí almenna ella privata hvørja rættindi og verju tú hevur harafturat so mæla ella hava uppskotsetaran tilmæli um trý partaavtalur í føroyum hava vit ikki eina so stóra siðvenju fyri típartaavtalum tey eru onkrar típarta avtalu gjørdar men vit eiga at byggja okkum eina slíka siðvenju upp tað at gera tríparta avtalu ella avtalu har ið partarnir ið er fevndir eru við í samráðingum tað er gott fyri at røkka stabilariog meira varandi semju og her kunnu so partarnir samráðas um tær broytingarnar sum eru neyðugar millum annað í lógini um starvsmenn soleiðs at mann fara eina nøktandi og meira tíðarhóskandi lóggávu arbeiðsmarknaðurin ág arbeiðsmarknaðarmál er ein øgiliga týðandi el týdningarmikil partur av okkara samfelag og tí mátanum vit hava valt at skipa okkum uppá og heta er eisini eitt øki sum vit í føroyum sum í føroyum er rættiliga afturúrsilt har vit millum annað hava hoyrt nógv um ungdóm sum ikki hevur arbeiðar sum arbeiða uttan sáttmála sum ikki serliga stóra trygd á arbeiðsmarknaðinum ella arbeiðsplássinum og tað eru eisini fleiri sum ikki kenna til síni rættindi og ikki standa líka sterk í mun til hvat tey hava rætt til hvør tær støða er so tað eru øgiliga nógv ting sum kunnu bøtast og dagførast á arbeiðsmarknaðinum og tað verður millum eisini annað eisini gjørt um mann fer ati stuðla meiri gransking í føroyska arbeiðsmarknaðinum ella arbeiðsmarknaðarviðurskiftum so tí er tað vistu man hyggur eftir hvussu heimurin er broytti síðstu trýss árini ella fýraogtrýss árini síðan lógini starvsmenn kom í gildi so er tað sjálvsagt at tað er tíð upp á at fara undir at dagføra hesa lógina tað er tí uppá at vit fáa eina starvsmannalóg í endurspeglar ein nútímans arbeiðsmarknaður og tað fara vit at viðgera í rættarnevndini í tjóðveldi halda vit heta e eitt gott uppskot sum sum vit taka undir við øso ja vit fara at geva sum hesum
skotinum eina góða viðgerð í nevndini takk fyri næstur á røða er stefan klein poulsen
hetta er fyri sovit tað sama uppskotið vit viðgjørdu í ja í fyrsta tingarinum í hesum valskeiðnum

ja útgreina og og og finna eina loysn upp á hetta her og og nú hevður sú spurt til hvar hesin arbeiðsbólkurin er øtí tað er nokk tað vit hava brúk fyri at at partarnir sum sum hetta rakar seta seg saman og finna eina skilagóða semju rundan um hetta her og hví tað er ikki sett í gongd tað veit ikki heilt tað er kanska ein spurningur um raðfesting

tí at tað tykist ikki at vera tann stóra politiska ósemjan um at at seta hetta í verk

tjúgu tær vórðu fyrisovið positivar av av flestu partum og eg haldi at tá bleiv tað eisini víst til eitt trý partar av samstarv ella trý partar av samráðing trýparta ar avtalu tað verður

hesari loysni øog og heta er eitt afturvendandi hugtak sum vit hoyra trý parta samráðing ella afturvendandi loysn og tað følast onkursvegnatá i vit brúka ella tá hetta verður nevnt so at vit sparka málini út til horna tað er tað fórnemniskt mann hevur

men hinvegin so er tað kanska neyðugt at tað verður gjørt fyri at tí at her eri jú samráðingar spurningar í herbeint millum arbeiðsgevara og arbeiðstakara so hví hetta er ikki gjørt eg veit ikki tað er kanska bara manglandi raðfesting men tær broytingar sum uppskotsstillararnir vísa a eru fyrisovið tær somu ttað er tey somu problemini og tað er tað mann ynskir at ja problemir hjá alt andað hvussu mann sær upp á tað men men men tey viðurskifti sum sum uppskotstetlar vísa er at fleiri skulu burdu verið fevnd tí at lógin verður tulkað soleiðis hjá okkum at nutú minmunn skalt arbeiða tjúgu tímar hjá viðkomandi fyri at verða fevndur sum starvsmaður og og tað hevur mann í danmark lakkað fyrst niður í frá tjúgu niðuri í fimtan og síðani niðru átta tímar og tað kemst av at nógv arbeiða

so tað argument er eg skilligt so eru tað uppsagnartreytirnar at mann ynskir at javnseta alment og privat tá tað kemur til sakliga grundgeving fyri uppsøgn og og ater hetta við at kunna hava annað starv í dag skal mann biðja um loyvi ímeðan uppskotstillararnir halda at hetta áti t verið broytt til til ein tila ein rætt at vera ein rættur at at finna hava eitt annað starv og og sær ljósini av at at at nógv arbeiða í part í eg eg veit ikki um um tað er so upp á sama máta í føroyum

so kann mann væl skeliga tað men eg hinenin hug at spyrja hvør hvør funktiónin er hjá starvsmommum ella funktioner sum taðverður altso vist mannger hesar broyting men her her eru nógv ting sum tá mann ikki hevur við hetta at gera sum er i sindur ring at skilja o og og tað seinasta er tað týðaravmarkaða starvið ella tað at sum aksel ver jo hannesen vísti á at tað verður møguligatvrðað útnyttað at mann bara setir fólk eitt ár á gangin og otað er sjálvandi ikki rætt vissi hetta er tað sum fer fram øog og tí haldi at mann eigur at hyggja uppá hesi tingini so her er ikki so ræla nógv nýtt haldi eg sum kemur fram øog spurningurin er hvør hvør loysnin er tað er nokk at seta hendan arbeiðsbólkin ella fara til eina trý partar av samráðing og tað kann væl vera at eg fari skeivur tá eg siga at tað verður sparkað út til jørðina men egmann hoyrar hetta so ræðiliga ofta tað virkar sum at í teimum málunum har har trý partar av samráðing verður brúkt tað er ofta tey málini sum flyta spakuligast ømen lógin er gomul og og eg haldi at hon eigur at tillagast og og tá ið tað eru ymisk áhugamál rundan um hetta frá arbeiðsstjórarsíðu og og hjá arbeiðstakaranum so so er tað nokk tað einasta rætta at gera og sum bóarat vóna at at tað arbeiðið kemur í gongd soleiðis at at báðir partar kunnu blíva samdir um um ein loysn tí at her er jú ymiskar indressur men tað fara vit sjálvandi at viðgera nærri í rættarnevndini og vónandi blíva klókar upp á hvussu vit koma víðari í hesum málinum
takk fyri fyri forkunnuna
ja takk edva jakobsen eina viðmerking ger sovæl takk fyri frú forkvinna tá vit viðgjøru eitt annað mál herfyri sum eisini var innan fyri arbeiðsøkið tá spurdi eg undirritaða selvut nolsøe um hetta her við starvsmonnum og hvar tað bleiv svarað at tað var mansigur mann hevði sett tola á arbeiðið tá ið tá ið landsstýrisfólk bleiv skift og hann hevði so havt fundir viðvíkjandi hesum men mann skuldi eisini innrøðna at tað tað vísti seg at skulda skulda nakað av fundarvirksemi aftur og fram áðrenn mann var komin har til at mann var klár við einum uppskoti og vónaði at tað bleiv klárt aftar á ólavsøku tí tað var nógvir partar inni hvat er ein eitt lítið ki hvat er eitt stórt tað vóru nokk so nógvr vinklar sum skuldu líkasum ganga upp í ein hægri oynd fyri at líkasum at fáa tað at at bera til so so eg vóni eisini tað at at tað skjótt kemur t henda okkurt ítøkiligt á
takk fyri forkvøðan
ja takk steffan klein poulsen ger sovæl hja frú forkvina at tað uppskotið ella tað málið sum edva jacobsen vísir til er er eitt annað mál men sum kanska ikki er so sum eg eri innan fyri sama øki allíka men men ikki ikki ikki ikki sama mál øog og akkurát hetta hevr verur lagt fram fyrr og eg eg veit ikki hvat t er broytt síðani seinast og tað er kanska nakað sum landsstýrismaðurin kundi greitt frá ella vit kundu bliva klókaðr upp á í í rættarnevndini og hvat er tað hvat er tað tað sum nar hvat hvat er tað tað sum tað botnar í hví hví flyta hví flytur mann seg ikki er tað kanska er ósemjar forstórar er tað tað tað snýr seg um ella er tað bara raðfesting av at at dagføra hesa lógina og og tað er taðer verur so ræðia nógvar lógur sum hevr liga láni og tað skilir mann væl at mann fær ikki mann fær iski dagført allar lógir í senn so so tey tingini
muga fáa greiðan takk fyri ja takk næsta røða er rutt vang
gersovælja aksele johannesen hevur vegna javnaðarflokkin lagt eitt uppskot fram sum hann eisini legði fram í á vári í tvey túsund og tjúgu men sum er rætt og tað sýnasta verað eitt uppskot sum tað er nokk so breið semja um og sum eg skilji á lagnum so eg má longu í landsstýrinum fari í gongd við hetta her arbeiðið so eg skal gera tað heilt stutt eg haldi at tað r grundgivið væl og og grundað um hetta uppskotið vit tóku undir við tí tá seinast tað var fyri so eg vænti avgjørt at vit fara at taka undir við tí aftur hesi ferð vit hava nógv mál á skrá í dag so eg haldi eg fari ikki at tríggja hetta meira eg haldi ikki eg havi so nógv afturat at leggja
afturat tí sum longu er sagt í dag takk fyri takk fyri næsta røða er landsstýrismaðurin magnus
ja uppskot frá aksel johannessen javnaðarflokkinum um at dagføra lógina um starvsmenn nú tað verður tosað um hetta her hendan lógin frá áttaoghálvtrýss um hann gjørdi onkrar broyting í hálvfjerðs so so hevur mann ikki gjørt nakrar broytingar aftur so tað sigur seg sjálvt tá ið ein lóg er tveyoghálvtrýss ára gomul so so sigur tað seg heilt sjálvt at mann eigur at hyggja eftir henni og eyðsæð at dagføra hana tað er eingin loyna at starvsmánnalógin er ein hornasteinur á í arbeiðsmarknaðinum hon er galdandi fyri øll sum sambært lógini eru starvsmenn men fleiri sáttmálar á arbeiðsmarknaðinum vísa eisini til reglur í starvsmálaløgum soleiðisnar at hesar eisini eru galdandi fyri onnur enn starvsmenn til dømisvivíkjandi uppsøgn onkuntíð hevur hendan her lógin verið kallað fyri ein buglaður bilur sum enn koyrir men treingir til stórar ábøtur og tá ið mann so sigur at hon hevur ikki verið dagførd ella broytt síðani nítjan hundrað og hálvfjerðs so kann mann sjálvandi eisini fyri a halda seg til tað

haksel johannesen segði eisini at hetta uppskotið err verið fyri fyrr og tað er akkurát tvey ár síðani og sjálvandi havi eg so lisið hvat mann samtykti tá og tá varð tað í hvussu her soleiðisnar at at uppskot er fall men men tann umboðin hjá samgonguni líkasum løgdu upp til at tað skuldi gerast eitt eitt arbeiði eg eri fult við upp á at fara í holtvið heta her arbeiði og tá ið so onkur heldur at hetta arbeiði er komi væl áleiðis so er tað ikki so er tað ikki tað mann kann eisini kanska hugsa hvussu ber tað til at mann ikki hevur eg fari í holt við hetta her tað hava jú sitið mann sigur nógvar samgongur so tað er einki við tað at gera hvør samgongu situr men man er so ikki komin til tað av ein ella æra orsøk evr mann so ikki raðfest eri fult við upp á at fara í holt við hesa her dagføringina men vit vita t tað er eini nokk so umfatandi prosess ø so er tað tað at hvussu kann mann gera tað nú tað verður tosað um trý partarsamráðingar og eg haldi at tað er frálíkt og tað eigur mann at gera við einum slíkum arbeiði men eg haldi tað er sera sera umráðandi at mann gera forarbeiði onkur helt her at tá ið trý partarsamráðingar vóru at at tað tað gekk ikki so skjótt ella tað gekk seint eg veit iki akvur hvusstellav orða tað skal eg sletti ikki ogtala meg um tí eg kenni for lítiðtil tað men eg haldi tað er ómetaliga viktigt at forarbeiðið er gjørt áðrenn mann setir seg við hetta borðið at samráðast og tí kundi eg hugsað mær og tað er tað sum eg havi lagt upp til í ráðnum vit klára tað nú ikki áðrenn summarferðina men tá ið summarið er fari at mann fer at gera arbeiði í tveimum eg hali man skal skipa tað í tveimum mann ger fyrst eitt greiningararbeiði og hvat ger mann í tí greinaingar á arbeiðinum tað haldi eg t skal vera soleiðisnar at mann lýsir hvussu tað eru hvussu støðan er í dag so hyggja vit hvussu grannalondini hjá okkum hvussu tær skipanirnar eru og hetta síggi eg sum eitt roynt fakligt arbeiði har ið umhvørvisvinnumálaráðið er við har ið mann eisini hevur partarn av arbeiðsmarknaðin við sum faklig umboð tað er ikki nakrar politiskar forhandlingar men faklig umboð at mann greinar tað sum er galdandi í dag hjá okkum og hyggur hvussu grannalondini hava gjørt tað og eg haldi so at tá ið mann hevur framleitt tað tilfarið so haldi eg at eð er klárt til trý partasamráðingar og brúkar so tað tilfarið sum mann er komin til og fer so at forhandla tað haldi eg hevði verið ein gongd leið og tað er tað sum eg fari at leggja upp til ø og eg haldi aksel ve johannessen nevndi ta sjálvur at at í hesum uppskotinum nevnir verður nevnt fleiri átøk heilt ítøkiliga hetta her við uppsagnir og serligt viðurlag og partíðarstarv og tað er líkasum hugskot ella tankar sum javnaðarflokkuin heldur eiga at vera við og eiga at verða broytt og mann hevur kanska boð upp á um tað er átta tímar ella ikki átta tímar eg haldi tað at tá ið mann fer í holt við trý partarsamráðingarnar so so hevur mann faktiskt hvítt aso greiningararbeiðið fyrst ger tað og so fær mann og so tekur mann hesar tættirnar upp hvat er eisini viðkomandi í føroyum og sjálvandi kunnu vit hyggja hvat londini gera eg haldi ikki hetta málið hevur nakað við samgongu og andstøðu at gera hetta her er eitt mál sum faktiskt tað virkar at øgiliga nógv er samd um at at vit eiga atfarathyggja og tá ið tað so kemur til samráðingarnar ímillum partarnar ttá ið mann kann kanska fara at at finna út av at mann ikki er púra samdur um nøkur viðurskiftir men fyrst at hava tað líkasum fundamenti greiningararbeiðið áðrenn mann fær trípartasamráðingarnar eg havi spurt meg eit lítsindur fyri altso hvussu hvussu drygt tað av arbeiðið kundir greiningararbeiði hálvt ár til eitt ár og so trípartasamráðingar og so kunnu vit leggja tvey tvey saman at at hetta valskeiðið er liðugt um hálvt annaðár men men sum eg royni at siga at hetta er ikki eitt samgongumál ella andstøðumál hetta her handlar um arbeiðsmarknaðin í føroyum har ið vit eisini vilja hava skipaðar viðurskiftir og dagførd viðurskifti tí tey eru ikki dagførd og tí haldi eg at tað er næstan líkamikið hvør hvør situr stjørn aftaná um um tað eru vit sumhalda fram ella tað er onnur ella ein blandingur at tey sum kunnu taka hetta her at arbeiði í hetta greiningararbeiðið og so fara víðari tí at vit klára ikki alt innan fyri álta annaðári tað eg eri so vísur í so samanumtikið so haldi eg hetta er er skilagott og eg haldi tað er fínt at tað kemur framaftur fyri at seta fokus á tað og eg ætli mær í hvussu er eg havi longu í ráðnum tosa um hesi her viðurskiftini at fara at seta hetta her í gongd við hesum greiningararbeiðinum har ið tað er meira tað fakliga mann tekur fatt uppá og so eftirfylgjandi tekur mann trýpartasamráðingarnar fyri at fáa flutt hetta málið rætta vegin og fyri at hava grundarlagið í ordan áðrenn mann fer at samráðast men sum sagt eg kann líka enntaka t tað at eg haldi tað er nokk so viktigt at mann hevur eitt sindur hvít pappír og ikki kemur við øllum møguligum altso politiskum áðrenn mann fer at forhandla tað haldi eg men eg haldi at akselve johannesen var ikki ósamdur í tí tá ið hann hevði røðuni haldi hann nevndi endra tað so landstýrismaðurin hann sær positivt up á at fara dagførara lógina og vil gera
srýtt til at gongd kemur á eitta málið takk fyri ja takk
har vóru nakrar viðmerkingar steffan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvinna nú er hetta eitt eitt afturvendandi mál her á løgtingi og su skilti landstýrismannin rætt so er tað faktiskt bara hevur tað verið manglandi raðfesting fyri at seta gongd á málið og tað er væl skilligt mann fær ikki raðfesta alt men landsstýrismaðurn ætlar so raðfesta tað nú men tað sum eg verð meint við vi við hesum trý partasamráðing tað tykist sum oftan í málum har mann sum tykjast at ganga seint soverðr tð altíð víst til trý partarsamráðing og tað kanska er eitt sindur dyfulskt fyri mær hvat hvussu gongur ta forløpuð fyri seg og tí hevi tað verið áhugvert visse at landsýrsmaðurin kundi víst á okkurt dømi fyri gjørt sær meira ítøkiligt hvar trýpartarsamráðingur hevur riggað av æl og og tá ið tað er sagt so so dugi eg væl at síggja at tað nokk er tann rætti loysnurin tí at her eru tvørgangandi áhugamál í
hesi máli takk fyri
ja takk magnus rasmussen ger sovæl ja takk fyri harra formaður eg kann ikki reksa so øgiliga nógv dømi men tað sum undanfarna samgonga ið hvussu eg gjørdi tað var í sambandi við lærlingar har ið manngjørdi eina trýparta avtalu sum eg haldi at fólk líkasum noteraðu sær í hvussuher so tað pjøvist ikki at ganga so lang tíð men tað sum eg havi sagt uppupp í sama næstan tað er øgiliga viktigt at at grundarbeiðið er gjørt áðrenn mann fer til típartarsamráðingarnar tað er tað sum eg leggi upp til hetta her greiningararbeiði og hvussu er ta í føroyum og hvussu gera grannalondini so at mann hevur tað roynt fakliga upp á pláss áðrenn
mann fer at forhandla politiskt takk fyri
ja takk edvard jakobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja nú eg fór eg púra skeiv á hetta málið eg fór til annað sum viðger tann annað dag so eg eri líka sum biltur rott vang inn á so hvussu væl hetta koyrdið og mann veit til at gera tað at røðan kennir blá ein minutt men men tað bæðist bara biður mann umbering fyri men men tað styttir lýsingur um dagin so so so skal mann taka munnið fyri lýsingarfullan viðhvørt men men allíkav áhugavert at fylla men eg helt at eg mátti líka bekenna hetta her at at at eg hevði gjørt tað men men eg var púra skeiv á á einum sum sum bleiv arbeitt við í í
savná orðan takk fyri so hørk
ja takk eg veit ikki um landsstýrismaðurin hevur viðmerk til taðeg haldi ikki eg havi nakra viðmerkin gr hata a hatta var ein viðmerking frá edvu jacobsen til til salin og kanska til ruttvang
so eg haldi ikki eg fari at viðmerkja tað takk fyri so er tað aksel
telvilenson johannesen eina viðmerkingja takk fyri nú ar tað soleiðis ati at vit halda sjálvandi tá mann ger grundlegjandir broytingar áí arbeiðsmarknaðarviðurskifti s eigur at taka partara av arbeiðsmarknaðurni við opum landsstýrismaðurin so fyrst tekur tekur ger e faktigt arbeiði úti í sínum agaráði áðr áðrenn tað tað arbeiðið fæið fær í gongd tað tað havi egeinki ímóti orsøkin til at vit vttigju upslagt uppskot fram aftur nú tað er tí at vithøvdu fram i tveimum árum síðani at tað virkast at vera væl vilju í løgtinginum sjálvt um upskotið fall men svit hava spurt okitt sindur fyri at tað ikki hent tað stóra síðani so hugsað vitáthvat at okum vísa á tað aftur so kanska tað kemu í gongd á gongd á máli sjálvandi hava vit ynski um nakrar ítøkiligar broytingar men tær sjúkripolitsku skipaninr er samd um allar tær men meni at arbeiða fyri gongd tað tað vón ag tærferð
og tað er tað í posturi hvussu hann er
ja takk magnussmussen gersæja takk fyri harra formaður ja nei tað er tað er rættsum akseli johannesen sigur at málið hevur verið fyrr og væl vild var og og av ymiskum orsøkum er er ikki serliga nógv gjørt men eg havi so hvussu her sagt tað at eg fari at gera mítt til at mann mann fer at starvs hetta málið upp og fáa tað longu framaníi men sjálvandi hetta er ikki eitt mál sum verður loyst soleiðisnar í knapparvending og so eg fari hvussu í holt við forarbeiði so síggja vit hvussu langt vit koma men kann enntaka eina ferð aftura aft eg haldi ikki at tað er endiliga eitt samgongu tila andstøðumál hetta her hetta e eitt mál sum eg haldi vit í løgtinginum øll hava áhugaðu fyri soleiðisnar at vit fáa tað dagført og soleiðsnar sum man sigur tann politski viljin
takk fyrija takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskiftið er endað og hetta málið verður beint í rættarnevndina so fara vit undir punkt níggju á dagsskránni tað er løgtingsmál nummar fýraoghálvfjerðs tvey túsund og einogtjúgu uppskot til samtyktar um at endurskoða løgtingslógina um meirvirðisgjald og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin jákup mikkelsen fyri javnaðarflokkin aksel villiamson johannesen fyri sambandsflokkin era r joensen fyri tjóðveldið sigur steinberg fyri miðflokkin biljustinussen og fyri framsøkust vang og fyrstur at røða
javnaðarflokkurin leggur eitt uppskot fram uppskot til samtyktar har teir siga at løgtingið heitir á landsstýrið at endurskoða løgtingslógin um meirvirðisgjald við endamálinum at tryggja at undantøkini í lógini fyrstuogfremst eru til fama fyri føroyskar borgarar og leggja fyri løgtingið uppskot um lógarbroytingar í hesum sambandi og tað sm mann kanska hugsar mest um tað er at avtaka emvigei á breyði og mjólk frukt og grønmeti og sum kundi gjørt tað at húsarhaldið og barnafamiljur kundu sloppið eitt sindur lættari eg má siga tað at

hevur avgjørt útmerkað seg hesa seinastu tíðina við at koma við øgiliga nógvum uppskotum nógv av teimum uppskotunum eru kanska søtur tónleikur í oyrunum tað er sympatiskt og tað

sæð frá ymiskum sjónarviklum eisini positiv uppskot sum flokkurin kemur við og eg eg hugsi onkuntíð tey hava sæð hesa langu røðina av uppskotnum altso mnn skal stytta

og faktiskt kanska eini tíggju onnur uppskot sum ber á handan bógvin og mann kann siga at at tað er ein ógvuliga aktivur javnaðarflokkur vit hava í andstøðu og eg havi ofta sagt tað fyrr at tað virkar upp á meg sum at javnaðarflokkurin og tjóðveldsflokkurin fungerað allaallarbest tá ið teir eru í andstøðu og tí er tað spurningur um teir ikki burdu bara verið í andstøðu

trupulleikarnir sum javnaðarflokkurin millum annað hevði síðsta valskeið var at teir faktiskt fingu ógliga avmarkað av politikki gjøgnumførdan og og tað kann mann siga hevði sína forkláring tá ið sonja jógvasdóttir fór úr samgonguni tann fyrsta dagin mann fór til arbeiði sum hann ikki hevði meiriluta eg segði tá longur við aksel johannesen sum var løgmaður at fortreytirnar u møguleikarn at arbeiðast løgmaður og ein landsstýri sum longu hevði mist meirilutan móru øgiliga avmarkaður m man kom at renna efstir trupulleikar og mælti honum til at víkasamgonguna men heldur ikki tann royndin tók hann av men eg veit ikki um hann fer at kanska broyta meining sum tíðin gongur hetta uppskotið er eitt av hesa her ferlu bandinum sum javnaðarflokkurin hevur hongt um hálsina á sær og eg má siga tað at visti tú spyrt fólk í veljarakanningum ella íí kanningum sum varða gjørdar kundi tú hugsað tær at tað bleiv bíligari at keypa matvørur so vilja tey allarflestu fólk siga ja og tað hevur javnaðarflokkurin sikkurt gjørt og tá ið úrslitið fyri liggur at hálvfems prosent av fólkini havsagt ja vit vilja gjarna og so kemur sjálvandi eitt uppskot fjá javnaðarflokkin um hetta her so so tað tað forklárar uttan iva at javnaðarflokkurin fer drønandi fram í veljarakanningunum og fær eina øgiliga undirtøku tí at teir gera akkurát tað sð sæð sum fólk ynskja at teir skuldu gera so tað er eingin ivi um at tá ið vit fara at fáa eitt val so alt annað líka so fer fáa eitt gott úrslit vissi ikki fólk beginna at gjøgnumskoða at alt tað sum javnaðarflokkurin bjóðar kosta pengar hvør skal betala og øll vita tað at hendan samgongan sum nú er siti hevur slett ikki gjørt tað nóg væl tá eg komi til almenna útreiðslur útreiðslurnar er vaksan for nógv tað viðurkenna vit blangt og sjálvandi hevur korona spælt inn og og spælt okkum eitn puss men tað er ikkji øll forkláringin tað er eisini manglandi styrki til at standa eitt sindur av bremsuni og tað eri eg slett ikki bangin fyri at siga og viðurkenna og eg eg ynski at vit ta tíðina sum vit hava eftir passa væl upp á at tingini ikki ganga skjótt tann skeiva vegin og eg má siga akkurát sm hær at nú sita aksel johannesen og rutt vang og fleiri onnur í fíggjarnevndini vit vita væl at tað avbjóðingar sum nú standa fyri framman bæði orsaka korona sum nú kanska er við at hvørva vónandi hvussu er er ikki so álvarsamt sí sum hevi kríggið í ukraina sum hevur framprookerað nakrar prísøkingar um við olju og suvíðari goljuprís bensinprísi ferð varða spolandi uppeftir vit hava sæð at prísirnar matvøru eru stikaðir og stikaðir langt áðrenn kríggið í kraina kom men tað er bara gjørt s upp át verri evnini hjá nógvum fyritøkunum framleiðarum at livera tað sum eftirspurningir er eru ikki til staðar tað starsaði kanska við at lokasikkurin ikki fungera við tá ið korona breyt út og tað stendur við í vesturnar so og vit hava hoyrt at oku o mær tosa um at vit kunnu rokna við bæði rentuhækkingum vit kunnu rokna við inflatión vit kunnu rokna við stakkflatión ta vil siga at tú hevur bæði inflatión og ein minking í búskapinum og tú óansæ hvat tú gert so fært tú ikki reparerað bæði tingini og tað betýðir tað at vit mugu gera okkum klárt nú at vit eiga at fyrireika okkum so væl sum yvirhøvur ber til til at gera tað og og at fyrireika okkum upp á ting sum koma sum vit einki vita um tað er ikki ikki so øliga nevnt at fyrireika seg uppá ting sum vit einki vita um men eg eri sannførdur um at vit eru inn í á veg inn í eina tíð har tað kunnu koma ting sum eru púra óvæntaðir og tí mugu vit passa ómetaliga væl upp á hvat vit gera vit eiga fáa so góða ráðgeving sum yvirhøvur møguligt og tað er ikki nóg gott at bara at flagga við einum uppskoti fyri ogøðrum eftir um at trøini vaksa inn í himmalin og alt skal blíva betri veruleikin er eitt annar men sum sagt at hesin øgiliga fitti flokkurin sum eitur føroyar javnaðarflokkur hann hevur komið við hesa uppskoti sum sum vit skulu viðgera tað skal fáa eina góða viðgerð men um akkurát hetta her fer at vinna undirtøku tay avtodnar tori eg ikki at siga nú men vit mugu taka fatt um tað álvarsomu støðu sum vit eru í sum samfelag vit kunnu ikki bara skoyta eftir ísinum sum um einki r hent so frú forkvina hetta skal fáa eina góð viðgerð við fara at
so vit fara at gera tað ein góða viðgerð takk fyri ja takk her vóru onkrar
viðmerkingar aksel villamson johannesen ger sovælja takk fyri frú forkvinna og takk fyri røðuna jakud mikkelsen øh eg haldi jakud mikelsen brúkti kanska meira tíð upp á at viðgera í javnaðarflokkinum enn at viðgera sjálvt uppskotið men tað havi e einki ímóti tí haldi jakum mikesen fingið erla vana farr onramtn tekur orðið so fortelur hann øll ta góðu uppskotinu sum javnaðarflokkurin hevur at vit sjálvur skuldi fortalt tað úti í miðlunum sul tað kosta nógvar pengar og lýsingar pengum so tað er fínt at jákup mikelsen fortelda fyri okkum ókeypis men hevði jakudmikelsen gjørt hatta ómak at lisi í uppskotim so heð hnn sat ta tað sendir uppskotinmheta upskoti skal einki kostar so tá jakud mikkelsen vil brúka nakrar pengar so er tað ikki rætt javnaðarflokkurin roynir atverða fíggjarliga ábyrgdarfullur kanska í mótsøgn við tað sum hendan samgongan higartil hevur avrikað ú hvussusur so hevr brúkt nógvar pengar og tikið
minni pengar inn
ja er so væl frú forkvinna aksoali johannesen er hann er nokk so snildur tað skal blíiva bíligari at keypa inn og tað skal einki kosta tað er ikki tað sum eg lærdi aksal johannesen tá eg var roknlærari hjá einu
skúlanum takk fyri ja takk her var ein viðmerking afturat jaku mikkelsen eg veit ikki um um jaku mikkelsen eisini hevur lært næsta viðmerkjara at rokna nú fáa vit at síggja
ja hervør polsdóttir ger so væl nei jakum mikkelsen hevur ikki lærti meg at rokna kanska tíbetur ø tatað er nokk so áhugavert athaldi at lurta efti jakum mikkelsen tá hann hevur orðið og o hann sigur at ja tað fíggjarstúngin hevur ikki verið so góð hjá esa samgongun tað má mann viðurkenna tað er hvussu e positivt tá tað verður viðurkent men so so hevur hendan samgongan havthavttørv á at siga ta korona sum hev havt skyldina also nú var tað ukraina sum hava skyldina á hvussu støðan er føroyska landskassanum men tað er nokk so áhugavert at longu áðrenn korona byrjaði fór fíggjarstýringin altso hon var var um vekk hjá samgonguni so samgongan í hvussu hevr verið nok so skjót at innsíggja at korona fór at koma tá ið fíggjarstýringin slettiski hevur verið til staðar síðani
samgongan tók ti við takk fyri
takk jákumikkelsen ger sovælfrú forkvinna skillkona mín hon eg veit ikki um eg skuldi skilja hatta sum um at korona ikki hevur verið og at ikki er kríggj ukrainað men tað er ein veruleiki og er tað nakað sum hevur eyðkent tjóðveldsfokkin øll tey áðrenn eg havi sitið á tingi tað er tað at teir hava havt eitt sindur ringt við at viðurkenna tann veruleikan var livur í eg skal ikki siga at tingini áðrenn korona vórðu perfekt tað kann gott vera atviðmerkjarin hevur rætt í tí hvussu er partvíst tí tað hevur ikki verið tað hevr ikki verið nóg gott men eg eri eg tori ógvuliga væl at viðurkenna at tað ið vit hava gjørt nakað sum eg ikki haldi er nóg gott men tað er kanska ikki akkurát tað sum hevur eyðkent tjóðveldið at teir vara viðgingin at teir hava gjørt
ert nøkur ting sum kanska ikki vóru perfekt tankfyri ja takk næstur at røða er
jat til viðgerðar er av fyrsta á fyrsta viðgerð e eina uppskoti frá javnaðarflokkinum syr at uppskot til samtyktar sum er áheitanin er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið at endurskoða løgtingslógina um meirvirðisgjald við endamálinum at tryggja at undantøkini í lógini fyrst og fremst eru til frama fyri føroyskar borgarar og leggja fyri løgtingið uppskot um lógarbroytingar í hesum sambandi og viðmerkingarnar hu hava gjørt t uppskotið tað er hesar

endamálið við uppskotinum er at tryggja at undantøk í løgtingslógini um meirvirðisgjald verða latin til tænastur og vørur sum føroyskir borgarar fáa ágóðan av í dag eru yvir tretivu undantøkulógini eitt nú er frítøka fyri meirvirðisgjald á allari gisting á hotellum og gistingarhúsum á leigubilum og á kampingaplássum sjálvandi gera føroyingar brúka av hesum tænastum men í størstan mun eru tað útlendingar ið brúka hesar tænastur eitt av endamálunum við ferðavinnuni er at ferðafólkini leggja pening eftir seg her í føroyum eisini til landskassan tað gera tey ikki tá vit aftur og aftur geva frítøkur fyri meirvirksgjald til vørur og tænastur sum útlendsk ferðafólk keypa tá tey eru her og vitja okkum tað er ikki vinnulívið men borgarin sum rindar meirviksgjald tí eiga vit at hugsa um borgaran um undantøk skulu gerast uppskotsetarnir halda at nøkur av undantøkunum kunnu heilt ella partvíst avtakast og at vit í staðin kunnu lækka ella avtaka meirvirðsgjaldið á nøkrum av gerandisvørunum sum øll húsahúsarhald hava tørv á her verður hugsað um til dømis breyð mjólk frukt og grønmeti hetta er gagnað øllum húsarhaldum og ikki minst hevði hetta komið væl við hjá barnafamiljunum tí kostnaðarstøðið er høgt uppskotsetararnir halda at tíðini búgva til at endurskoða løgtingslógina um meirverisgjald og meta av nýggjum um øll undantikin lógini í dag eru neyðug í staðin eiga vit í lógini í framtíðini í nógv størri mun at koma føroyku eiga undantøkin í framtíðini í nógv størri mun koma á føroysku húsaraninir góðar heldur enn útlendskum ferðafólkum og so til síðst tað sum jakud mikkesen var nógv inni a hetta kostaði pengar so stendur samlaðu broytingarnar eiga at vera fíggjarliga nøkulunda neutralar fyri landskassan vissu vit hyggja eftir hvussu tað er í dag í føroyum um og tað ver áfta at sagt tað at tað er vinnulívið sum rindar emvg og tí mám ikki áleggja emvig á áviskar ávískar vinnugreinar men tað eru ikki soleiðis tað er altso borgarin ella brúkarin sum rindar emvig og vinnuloyvið er so álagt at taka tað inn fyri landskassan og so rinda tað víðari til landskassan um ein føroysk familja fer í at keypa inn og hon keypir kanska breyð og mjólk og grønmeti og frukt fyri fýrs krónur tí tað er tað sum handilin skal hava fyri tað so mán viðkomandi familjan rinda hundrað krónur handilin fær sínar fýrs krónur og skal flyta tjúgu krónur víðari til landskassan tað sama er galdandi um vit fara í eitt barnalla handil sum kelur barnaklæðir skalt tú keypa eina buksur ella ein kjóla til eitt barn sum mást tú rinda meirvíksgjald av tí og tað verður flutt víðari til landskassan men so taka vit nakrar vørur sum altso tað eru upp ímóti fjøruti undantøk í emvigelógini í dag og tað er tað sum vit halda at vita ilalíkasu hyggja eftir teimum geva tey øll meining í dag um tað kanska góðar meining fyri nøkrum árum síðani og ber tað so til at flyta kanska avtaka ella lækka undantøkini sum eru í dag og so kansta gera nøkur undantøk sum koma borgaran er góðar nøkur dømi sum nevna her peint eg skal líka taka nøkur onnur dømi eisini tað er soleiðis ati vit túta út til at ferðafólk kemur til føroyar so kann tað vera at tað leigar ein bil vestur flogvøllinum og leigubilar eru mvigfríur so koyrir viðkomandi til havnar og fer at gista á einum hotelli tí mvigfrítt at búgva og fert tú kampingpláss so er tað eisini mvigfrítt

ø nakrar broytingar sum liggja í løgtinginum frá landsstýrinum har mann sigur tað ókey viðkomandi kemur á flogvøllin leiðaran bil mvigfrítt koyrir til havnar ella onkrar aðrastaðni spýr á hotellið mvigfrítt sum koyrir viðkomandi runt kanska í leigubilinum sum er emvigfríur í føroyum miss viðkomandi fer se viðkomandi fer fer nú eftir einum broyting sum liggja her frá landsstýrinum viðkomandi ferð so eina útferð við einum ferðaleiðara skalt tað vera emvigfrítt ogv se viðkomandi fer ein túr við einum tuttleikabati ella norðlýsindn k líknandi at sigla runt um nólsoynna ella skúvoynna soskal tað eisini vera emvigfrítt

tað er tað sum okkara emviglóg leggur upp til nú samstundis hava vit ein ferðavinnupolitikk sum sigur tað sjávandi skal ferðavinna han kappingarfør man ferðavinnupolitikk sum sigur tað at endamálið við ferðavinnupolitikkinum tað er ikki kvantitetir at vit kulu hava so nógv ferðafólk sum møguligt men hvalitetir vit skulu hava ferðafólk leggja pengar eftir seg í føroyum at opinbart bara ikki landskassan tað skulu bara føroyingar tann føroyski brúkarin betala í landskassan meðan útlendski ferðafólk sum brúka í føroyum skulu ikki rinda emvige í landskassanum soleiðis eru emmigundantøkin í dag skrúvaði saman og tað halda vit í javnaðarflokkinum ikki er so skilagott sjálvandi skulu ansa eftir tá vit gera a broytingar vit jaka kappingarføri frá okkara ferðavinnu men eg síggi ferðavinnuna sum eitt sum ein framtíðarvinnu í føroyum sum hevur kemur av stóran týdning men vit eiga at skipa vinnuna ordiligt og at tryggja at tey ferðafólkini koma til føroyar er við til at rinda sum øll onnur eisini til landskassan tá tey brúka tænastur og keypa vørur í føroyum so uppskotið her gongur út uppá kanska hyggja eftir nøkrum av undantøkum sum eru í dag og kanska avtaka tey heilt ella partvíst og so innføra nøkum nýggj undantøk sum kunnu vera heilt ella partvíst um mann ikki hevur ráð til at siga einki mvig á ávísum vørum skund a verað tíggju prosent í staðin fyri fimmogtjúgu prosent soleiðis at tær frítøkurnar sum eru tær fyrst og fremst koma føroysku húsarællirnir góðar og tað ger seg kanska ikki minst galdandi akkur at í løtuni har vit hava eina rættiliga rættiliga stóra inflatión rættiliga stóran prísvøkstur generelt a vørum r akkurát nú ikki bara í føroyum men í øllum vesturheiminum men eisini at vit síggja at oljan oppilsin og dysil veksur rættiliga nógv altso prísurin er tvífaldaður up á eitt ár ellakur núktandi tað rakar serstakliga meint øll húsarhaldrin í føroyum e kanska ikki minst fólkapensjnistar og barnafamiljur við at kanska at fara át endurskoða emviglógina soleðst at gerandis verður verður bíligari so bøtur mann kanska um viðurskiftini hjá nógvum sum verðu rakt av einuim høgum kostnaðarstøði men sjálvandi skal tað fíggjarligt ábyrgdarfult soleiðis at mann kanska hyggur eftir øðrum undantøkum sum eru í dag sum fyrst og fremst fyrst og fremst ng tndsk ferðafólk fáa ágóðan av ikki tí at føroyingar eisini fáa ágóðan av teimum men sso hyggur eftir hv hvør koyrir leigurbilum og hvør gistir á føroyskum hotellium so ramvegis so ertað e nógv nógv størstan mun útlendingar og tað sama tá mann nú fer at hyggja eftir tað broyti kanska ygja í løgtingin nú vissi mann skal hava ferðaleiðarar tá mann fer út at ferðast í føroysku náttúruni so er tað uttan iva fyrst og fremst útlendsku ferðafólk sum gera tað so javnaðarflokkurin vónar at uppskot r fær ena góða viðgerð og ikki minst tá vit hugsa um at nú er lógin um morðvinskjald tretivu ára gomul og so hevur mann givið undantøk og undantøksaman táttar í fjøruti undantøkum nú so eg kanst kú tíð upp á at endurskoða alla lógina

undantøkini soleiðis at landskassin sjálvandi skal fáa tað sama inn men at undantøkini raka rætt og fyrstog fremst raka føroysku barnafamiljurnar og føroysku
púsamarhaldu takk fyri rúi forsokúnna ja takk har vóru onkra viðmerk
merkingar jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja akselv johannesen lýsti væl uppskotið sum vit síggja tað tað at gera tað bíligari at keypa gerandisvørur tað er eisini viðkomandi tí fólkaheilsuráðið hevur eisini verið úti og sagt at mann eigur at gera nakað við heilsugóðan mat at mann eigur geva ymiskar fyrimunir sum fólk fer at keypa heilsubetri mat og so tað kundi verið eisini eit gott at mann tók tað við og so haldi eg eisini at mans skudi hugt eftir hesum her við at mvigfrítaka føroyskar framleiðslur altso matvørur føroyskar g matvørur sum man framleiðar su mann eisini er við til at stuðla føroyskari
matvørur framleiðslu takk fyri
ja takk aksel vi lemuson johannesen ger sovælja takk fyri eg veit ikki tað er lóguligt hjá okkum ella stríð við handilssáttmálar tá vit gera mun á føroyskum vørum í útlendskum vørum sjálvtum eg skilji tankarn hjá johannes joensen men tað er eingin ivi um at tað sum er týdningur hesun her tað er eisini vra fíggjarliga ápyrgdafull tað ikki soleiðis at vit siga nú skal e landskassann nógv minni inn tí vit skulu eisini fíggja heilsuverk og almannaverk og so framvegis framvevir tunlar og og strandferðslna so framvegis men at tá vit geva undantøk eiga tey undantøkini ikki raka altso føroyska húsarættin fyrstu fremst ikki leggja seg eftir at útlatingar sum kona føroyar ferðast tað skulu vera vælkomnir til at tey skuldu sleppa undan at rinda í landsa
tá tey keypa vørur tænastur
ja takk so er tað biljustinussen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna viðvíkjandi loygubilum so segði aksel johansen nakað skeivt útlendingar gjalda mvig av leiði áv bilum og hetta vendir up á nógvar mátar nokk so ymiskt vissi ein útlendingur vissi ein føroyingur skal sleppa undan emvig á matvørum so sleppa útlendingar eisini undan at betala mvige á matvørum altso tað kunnu mann eisini argumentera fyri a so skal mann ikki undan sleppa teimum tí teir brúka eisini nógvar pengar í føroyum upp á ting sum kasta mvigpengar av sær í landskassan taðvil siga tær skipanir sum eru tær eru fyri bæði føroyingar og útlendingar og til dømis gistingarhús hava nú tey tey kunnu velja at verða undantikin at betala emvige av leiði av kømurum men tey fáa samstundis ikki emvige aftur av teimum útróiðlum tey hava av at halda kømuruni gera viðlíkahald og so víðari so tað eru eisini nøkur roknistykkir har sum ikki ordiligani eru fult

ja takk akselv johannesen ger sovæl ja tað er tað er partvíst rætt tað sum biljustinusen sigur at sjálvt á leiðin av en leiðubilir betalir tú mvig men sjálvt leigubilurin er emvigfrí tei keypir hann inn og tað ger tað at leiðarin kan vera lægri og sjálvandi veit eg at føroyingar eisini leiga ein leiðubil av og á men eg haldi eg havi spurt elja eg veit eghavi spurt eg til taðinni í fíggjarnenini í ta bila bilforhandlarav innu tá siga tay í minsta lagi fýrs prosent av tas leiðin bil er útlendingar ókey visku t hygur eftir hvør keypir fk har rokni e við at tað er ikkifar minsta lagi fýrs msenn minsta lagi áttaoghálvfems prosent eru føroyingar ea fólk sum búgva í føroyum sum keypa harpeint og ikki so nógvir útlendingar eiga tvit kat hyggja eftir tir at gera mvig og frítøkur hvusu tað skulu vera inni herpeint at tað fyrst og fremst gagna føroyingum og eg veit at at út at ferðafólkunu eisini fara inn í bónus ella f k ella onkur aðrastaðni sað keypa teir er í føroyum men nógv er av teimum eta á matstovun ella eru í føroyum eg fara ikki inn í vanliga handlarin og keypa inn men føroyingar eta eisini í matstovu men lítlan mun men gera mat heima og fara út at keypa mat som ger hann heima
ja takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orð ella viðmerking næstur at røða er erhard
ja hetta er so eitt uppskot frá javnaðarflokkinum um at endurskoða mviglógina okur hava havt nøkur mál síðani eg kom í tingi fyri góðum tveimum árum síðan um at broyta emvigelógina og tá hevur tað altíð verið til at til at linka omana tavl seg at geva undantøk og tað varðr nevnt her í at okur hava nú í dag yvir tretivu undantøk eg meini at tey nevndu tveyog tretivu undantøk tá ið ovit høvdu tað síðstu undantøkini til viðgerðar og tað kannmann so altíð diskutera um hvat er tað gott ella ringt mvig bleiv innført sum ein inntøkukelda til landskassan tá ið ið føroyar fóru á húsagang

tá manglaði okur pengar í kassanum og so varð tað ein snildið máti at fáa pengar í kassan uppá tað var at innføra mvg

eg veit ikki um umtað er gott ella ringt við hvussu emveglógin eg skrúvað saman sum nú er so eru ykur er hon rímiliga samhaldsfrýst

um ferðavinuna skal tað vera skal tað vera emvegfrítt alt alt tað virksemið sum man hoyrir til ferðavinnu okur vita at gisting er emvigfrí leigubilar emvigfríur

ein spurningur eg veit ikki hvussu man er hvussu hvat fyri skipanin mann hevur í okara grannalondum vildi føroyska ferðavinnan blivið minni kappingarfør vissi okur broyttu emvigelógina innan fyri gisting og millum annað av leigubilum ella er skipanin har tann sama sum okur hava í føroyum eitt sum okur sjálvandi skulu hava í menti tá ið okur tosa tosa ferðavinnu tað er hvat fyri hvat fyri ferðafólk vilja okur hava til føroyar vilja okur hava eina massa ferðavinnu ella vilja okur hava eina sokallaða kvalitetsferðavinnu tavil siga fáa serliga tey teir ella teir turistarnir sum eru betri fyrr enn fíggjarliga hugsi eg og um tað er soleiðis at tann ferðavinnan má leggur seg eftir eru er tað segmentið sum hevur meira av pengum at ráða yvir so ivist eg í um um tað at mann skal betala mvg av einum føroyskum leigubili er nakað sum hevði velt prosjektið hjá einum turisti sum ætlaði sær at koma til føroyar eg trúgvi ikki at ein turistur sum er væl fyri og og ætla sær at vitja føroyar fer inn og hyggur eftir skal eg betala mvege av leigubilinum í føroyum ella skal g betala fyri at koyra tvørtur ígjøgnum undirsjóvartunlarnar ella skal eg betala eitt sindur meir fyri at koma ein túr til suðuroyar við smyrli ella ein túr við teistanum tað trúgvi eg ikki heilt uppá so tá ið mann hevur innført hesa her hesa her mvigfrítøkuna at so at siga allar ferðavinnur so er tað væl tí at mann hevur havt ein politikk sum sigur at okur skulu hava eina massaferðavinnu hvar ið tað er einhvar ið kostnaðarstøði betýðir nakað hjá tí turristunum sum kemur til føroyar eg ivist í um tað er ræytt at okur hava so nógv undantøk í mvigelógini og eg haldi at tað er ein óskikkur at mann fer inn í mviglógina í heilum og at hvørja ferð mann fer inn í emvigelógina so kemur eitt undantak ella tvey afturat tað er jú ein máti at undirgrava skipanina uppá tí tað er jú ikki vinnulívið sum so rætt stendur í hesum uppskotinum tað er ikki vinnulívið sum betalir emvigei vinnulívið krevur bara emvigi inn tann sum betalir emvigi tað er altíð brúkaran eg haldi tað at í staðin fyri at hava mvigfrítøku á til dømis leigubilum so hevði tað givið meining at havt emvigfrítøku á mjólk

tað komið okum øllum til góðar og alt annað líka so skuldu tað jú betýtt tað at mjólkin ella grønmeti fór niður eitt sum eg havi lagt merki til og eg haldi ikki at eg taki heilt feil tað er at í nøkrum av teimum førunum hvar ið okur ava so hava givið mvigfrítøkur og hava so forvæntað tað at avleiðingin av hesi mvigfrítøkuni skuldi vera tað at vøran ella tænastan fór niður í prísi

tað gekk kanska ein stutt tíð so var prísurin uppi á tí støðnum aftur hvar ið soleiðis at tað sum mann spardi ella sum emvegelógin skuldi spara brúkaranum tað kom so ella so smíkjandi upp á aftur aftur eg haldi at mann hevur sæð tað í í nøkrum dømum eg haldi at mann hvur sæð tað innan fyri bilasølur eg haldi at mann hevur sæð tað á øðrum økjum eisini innan fyri okur hava havt tikið avtikið mvg á millum annað hitapumpum og og sovorðnum umhvørvisvinarligu loysnum eg sá ikki tað at tað er teir prísirnir á teimum vørunum hvar ið emvig bleiv tikið av fór niður og tað haldi eg er ein eintrupulleiki og tí haldi at generelt tá okur fara inn og gera sovorðnar lekkingar altso avgjaldslættar ati tað skal gerast við skili tí tað er øgiliga vandamikið haldi eg at taka avgjøld av sum bara koma upp á aftur aftur upp á ein annan máta soleiðis at brúkarin stendur aftur við sama úrsliti tað haldi eg er ein trupulleiki og tíer tað ein stórur spurningur um mann yvirhøvur skal hugsa mvg inn í tær stuðulsskipaninir sum mann í framtíðini fer at hava tá ið okur nú tosa um at skula leggja um til grøna orku eg haldi at okur skuldu hugsa umella hugsa alvorliga um um um mveg er eitt eitt amboð tá ið okur skula skula til at útskifta okra bilpark eg trúgvi at tað skulu aðrar metotur til

altíð alt fyri at venda aftur til hetta uppskotið so so gevur tað meining í mínari ver at hugsa upp á tann mátan at okur

enn at hava tað á á leigubilum og og og gisting og og øðrum høvdu tað á á nøkrum av teimum gerandisførunum sum okur vita sum okur vita eru øgiliga tyngjandi fyri serliga barnafamiljur so eg eri slett ikki ósamdur við aksel ve johannesen sjálvt um eg haldi at

yvirhøvur ikki skuldi brúkt emvigelógina so aktivt so vissi hon skal brúkast so kann on brúkast í sovorðnum á sovorðnum økjum okur vita til dømis at okur geva ein stuðul til mjólk okur geva stuðul til kjøtframleiðslu geva stuðul til til altso okur geva landbúnaðarstuðul í staðin fyri tær tær stuðulsupphæddirnar so kundi mann skift tað út við til dømis ein lætta í mvigenum

tá ið mann so hevur gjørt tað so er tað týdningarmikið at mann hyggur eftir kanska aftan á eitt ár gav hetta nú ta effektina sum mann vildi hava bleiv vøran bíligari tá ið mann broytti emvigelógina og tað haldi eg í okur hava verið alforvánaligur til at gjørt tí eg ivist í um teir lættar í emvigenum ella tey undantøk í emvigenum sum eru givin hava givið okum ta effektina ta príslekkingina sum tað skuldi og tí haldi eg at mann skal vera varin tá mann ger tað men visti mann ger tað so skal mann farið altíð fara inn og eftirmeta aftaná fyri at tryggja sær at mann hevur
ætlaði sær takk fyri
ja takk jóhannes joensen eina viðmerking takfyrihara formaður ja eg eri púra samd við erard joensen at tað nyttar lítið at taka emvege av ei teintil orum so at men tá mann to sær at prísirin bara fara upp tað sama vit hava upplivað tað til dømis við eisini tá mann skal hava jarðhita tað tá mann gav emvigfrítøku til tað so hækkaði tað beinanvegin so ast tað bleiv nógv dýrari at fáa sor jarðhita so at p á einnannan máta so má mann hava eittannað príseftirlit ella eitlanar sum sigur tað at tá tú hevur áðrenn tú hevurt sett emvigfrítøkuna í gildi so mám man hyggja etir hvat prísurin er og so má mann hyggja eti hvat hækkar prísurin so framyvir ta vlsiga tú manst eftirmeta alla tíðina at hvat er tú gjørst og har meini eg at vit hava for lítið av eftirliti eg veit ikki oria hvussu mann ger tað erar joansen kann hugsa at skal vera eitt eitt annað príseftirlit ella hvat að skal vera tað veit eg ikki men men tað riggar lítið ella nytta lítið vissu vit hava mvegfrítøku her og so hækkar prísurin allíkavæl men tað e bara handilsvinnan til onkr an
teir sum tekur sær av tí
erhard joensen ffyri hara formaður takk fyri viðmerkingina jóhannes joensen e haldi at bara generelt so skal manntað er lættari tá ið tað er tá i tað ertá mann regulerar ting til dømis vsu mann veit at visti mann setir skattir niður jame so so betalir fólk minni men tá ið tú tá i tú fer inn í sovorðnar s í í avgjaldsskipanirnar sum sum emvegi so veitst tú ikki um ve okur koyra emvig niður um vøran fer niður tað vita okur ikki og tí og tí er tað týdningarmikið at okur hava tá ið okur gera skipanir at mann innbyggir eitt eftirlit prísráðið kundi verið eitt eitt eitt eittella kappingareftirlit kundi verið eitt gott amboð til at brúkt soleiðis at mann kundi fara til teir aftaná eitt ár aftaná at spurt halló heta her sum okur samtykta í fjør hevði tað tann virkin sum okur gjarna vildu hava soleiðis at mann í hvussu so erð ikki blívur við at gera tað sama visti tað vísi seg ikki at rigga
takk formari ja takk so er tað sirið steðnberg sum fær orðið
tað er uppskot frá javnaðarflokkinum um at fáa endurskoðað mveglógina soleiðis at undantøk verða givin fyri tað sum tey siga gagna borgarunum og so nevna tey varur sum mjólk frukt grønmeti og breyð mveglóggávan er rættiliga útholað eftir hondini eg haldi yvir tretivu undantøk og okur hava fleiri ferðir innan fyri tey síðstu árini samtykti at gera broytingar og og hetta her við jarðhita elbilum og og hitapumpum og einaferð minnit gegur bjargingarbátar vóru og einaferð var tað nakað við sápu og kosmetikk og eg veit ikki pefome alt møguligt so tað er tað virkar eitt sindur til vildarligt onkuntíð hvat ið tað er sum kemur á men emveginntøkurnar eru so ein stórur partur av landskassanum og tað er sjálvandi vert at taka við tað er nokv so nógv sum tíðir upp á at húsarhaldini standa fyri einii nokk so truplari tíð støðan í heiminum ger tað at tað eru stórar broytingar kríggið í í ukraina hevur stóra ávirkan á ikki bara tey fólkini sjálvandi er tað syndarin tað sum tey uppliva men tað hevur eisini ringvíg út í allan heimin og okur hava fingið at vita teir síðstu dagarnar og síggja tað at oljuprísurin hækkað fleiri frum dagin og serliga matvørur og korn hevur verið nevnt sum eitt sum og vøru generelt húsarhaldsvørur eru durkaðar rættiliga nógv og koronastúnan gjørdi eisini at onkra vørður durkaðir kostnaðarstøðið er høgt frammanundan tá vita okur og serliga tað at seta búgv er ótrúliga dýrt og tað er trupult hjá nógvum ungum barnafamiljum yvirhøvur at fáa gerandisdagin at hanga saman og tað er blívið soleiðis at tú eftir hondini ikki kann liva sjálvt um tú hevur eitt vanligt fulltíðararbeiði og spurningurin er sjálvandi hvat hendir við støðuni úti í heimi og kunnu ikki vita hvat hendir men visti tað stendur við og tað ikki verður friður so kunnu okur rokna við eini stórai ávirkan á føroyar og tað fer ikki at fara ómerkt framvið og tað er eingin ivi um mínari sál um tað at innan fyri nakrar heilt stutta tíð vista forsetir sum nú so koma okur í løgtinginum eisini at taka støðu til hvussu mann fær fyr hildið ske til tann høga oljuoljuprísin sum verður tí hann fór t ávirka nógvar stovnar og hann ferk sanniliga eisini ávirka nógv húsarhald í landinum og tað var longu tíðliga í januar áðrenn kríggið breyt út at tað bleiv víst á frá hægstovuni at hekkanin í brúkaraprístalinum varð tað tað hægsta í í fjúrtan ár og so kemur eftir kríggið omaná so tað ger tað ikki betri tá ið mann lesur í uppskotinum so biður mann um hesa endurskoðanina og mann metur ikki at tað kostar nakað og tað liggur akkursum eitt sindur í tí at mann kanska kundi tikið ta játtanina vekk sum ella ta ta tanntað undantakið vekk sum er til ferðavinnuna tað veit eg so ikki um um tað er tað rætta men tað kann ikki út frá nevndum hyggur eftir príseftirlit snakkaði mann nokk um fyri nøkrum árum síðan og brúkaraumboð kanska er tað eisini nakrir stovnar mann skuldi styrkt eitt annað sum mann eisini kundi hugt eftir fyri kanska ateitt er tað vglóggávan er úttolað eitt annað er tað at tað árliga eru stórar útstandandi eftirstøður í mveg og eg meini at í fjør ella tað stóð onkuntíð tá til jólar at tað vóru eini hálvfems milliónir útstandandi fyri í fjør og eg prøvaði at hyggja sum seta út til at tað eru umleið hundrað milliónir um árið sum ikki koma inn í mvigeftirstøðum so kanska mann eisini kundi gjørt nakað við at mann hevði meira fólk kanska hjá taks at arbeiða við at fáa nakrar av teimum eftirstøvðunum inn tí tað vísir seg eisini at nógva tíð kann ikki fáa st inntí tí firna so har er eisini kanska nakrir pengar at heinta sum kanska kundi komið til góðar til eina emvegeskipan sum rakk meira út í húsarhaldini so eg hopi at nevndin t tá emum fór at viðgera het her málið eisini hyggur eftir tí um tað kann vera partur av av tí heila og eisini hyggur eftir tí sum hendir í løtuni við teimum hekkandi prísunum sum eru tí tað er eingin ivi um at at húsarhaldini fara ikki at at klára tað soleiðis sum tað sær út í løtuni tú kann mann kann ikki fara ein biltúr um mann hevur hug í løtuni so so høgur e er bensinprísurin ikki tí atað er gott at liggja o koyr á bil men tað e bara eitt dømi at hekka fleiri sum dagin tað er púra óhoyrt so okur ganga átungum tíðum í møti tá ta kemur til tað so húsarhaldini færa ikki at hava tað nevnt
takk fyri
so er tað djóni nolsø joensenja takk fyri harra formaður ja ja eg eri púra samdur í attað eg haldi hattað er eitt øliga gott uppskot og sum sirurstembergveisi sigur sínari røðu so so er tað tær hækkarnar og tað tað tað sum hendir í heiminum í dag gongur eisini út yvir føroysku húsarhaldini so ella so bæði við durkan og øllum møguligum men tann vinkulin sum eg hugsaðití vit hava eisini hoyrt ingilín strøm hevur lagt eitt uppskot fyri tingi um hetta her við ati við tey tey vandamiklu evnini sum eru í mati sum koma inn til landið og sum fer niðuri í okkaraungda um okkara børn øog tað er eittvaksandi tað ld lítið eftirlit við tí tí hugsi eg nemliga at tær føroysku tey føroysku átøkini sum eru fyri at fáa okkara kanst man siga tey økologisku vørurnar tær haldi eg eiga at fáa stuðul ella ella pp á onkran máta eigur mann at at eggja at at fáa tað upp á meir upp á banan so at vit fáa líkasum tær rávørurnar niður í okkara ella sum vit sjálvr kunnu brúka ominni av hangi av av av vørum sum eru
fullarøð ið í o gifti hevði nær sagt takk fyri
sigist tey mær takk fyri harra formaður ja eg eri púra samd við sum mann kundi gjørt eitt ella annað sum stuðlaði undir at mann var meira sjálvveitandi við mati og keypti meira føroyskan mat við sum mann setir tað upp ímóti at mann hevur henni hundrað milliónir um árið sum er útstandan í mvg tonk hvat mann kundi fingið burturúr av av føroyskt framleiddari matvøri fyri bara helvtina av tí við sum mann setti nøkur fólk til at fáa inntryð í teir pengarnar sjálvum mann fór aldrin altíð inn men vist mann gjørdi sær eitt lýsingur meira ella settið meira resursur av til bara tann partin tað er eingin ivi um tað at so sum støðan er í heiminum so skal mann vera sjálvveitandi við orku og mann skal vera sjálvveitandi við mati so skal mann nokk klára
so er tað belliosinussen sum fær orðið
ger so væl ja takkfyrihera formaður tað er javnaðarflokkurin sum skjytur upp at vit skulu frítaka nakrar gerandisvørur fyri mvig soleiðsinar at tað verður bíligari at húsast hjá vanliga skattaborgaranum og so setir javnaðarflokkurint eitt sindur haldi eg løgið upp við tað at hann heldur at tað skal kunna fíggjast við at leggja gjøldini á ferðafólk eg haldi at mann skal ansa eftir at mann ikki fer eftir ferðafólkunum ferðavinnan er ein inntøkukelda fyri landið og altaná líka so ger ferðavinnan tað at tað verður betri at liva í føroyum og tað er ferðavinnan er faktisk tann vinnan kanska av øllum vinnum burturær frá flakavinnuni sum sum setir ella sum gevur mest møguleikar fyri arbeiði hjá fólki sum hava stuttar útbúgvingar og kanska ongar útbúgvingar og hon gevur arbeiðið kring alt landið so hon er ein øgiliga altso sosialt vinarlig vinna sum er góð fyri nettupp tann bólkin sum javnaðarflokkurin annars ynskir at venda sær til við hesum uppskotinum so eg haldi tað er eitt sindur mótsetningsfult at fíggja avgjaldslættanar kostning av ferðavinnuni tí ferðavinnan er nettupp góð fyri tey sum eisini skulu fáa fyrimunr av avgjaldslætninum annars haldi eg at og tað er eisini í tráð við stevnuskránna hjá miðflokkinum tað er nakað sum vit hava havt í stevnuskránni hjá okkum líka síðan byrjan tað er atavgjald av gerandisvørum av mjólk og breyði og øðrum tað eigur at verða lægri enn á øðrum vørum altso at mann hevði eitt lægri envige til dømis tíggju prosent í staðin fyri fimmogtjúgu prosent av vanligum gerandisvørum neyðsvinjarvørum kunnu soleiðis at barnafamiljar serliga sum brúka nógv av slíkkum vanligum gerandisvørum at tey høvdu eitt sindur lættari dagligt húsarhald so tann tangin er absolutt góður og serliga nú tá ið tað vísir seg at gerandisvørur vaksa prísurin á gerandisvørum ferð uppeftir við ferð altso tað eru nøkur sum spáa tað at til dømis breyði altso um jølið fer at fleirfaldast í kostnaði teir komandi mánaðirnar orsakað av krígnum íkraina og vit hava longu sæð at oljuútreiðslurnar tær fara við ferð uppeftir og tað er alt sovorðið sum rakar tað rakar øll og tá ið tað rakar øll so raka tað harðast tey sum hava tær lægstu inntøkurnar tí tí at tað rakar líka tað er ikki soleiðisnar at ein sum hevur lægri inntøkur klárað seg við at hava tað kaldari inni og brúkar minni bensin tá ið tá ið viðkomanti skal koyra til arbeiðis enn ein annar tað er líka og tí haldi eg at hetta er avgjørt nakað sum vit eiga at hyggja uppá og tað er eisini komið eitt ein áheitan frá fakfeløgunum júst í dag um

heita politiska myndugleikanm um at umhugsa at taka punktgjøldini av av bensin og disel og tað er tað er eisini eitt hugskot sum eg haldi politiska skipanin eigur at umhugsa í hesari støðuni sum vit eru í nú vit hava akkurát verið ígjøgnum eina eina koronakreppu hvar tað hevur verið tungt fyri nógv húsarhald og nú raka so hettar aftur og tað er bara steinur oman á byrðu viðvíkjandi emvigelógini so verður tað ofta sagt at hon er útholað men vissu vit fara niður í mviglógina so haldi eg at tey flestu eru samd um tey undantøkini sum eru í mvigelógini altso vit hava nógv undantøk í grein tvey tað eru kunnu siga høvuðsundantøkini tað snýr seg um nógv nógvar almennar tænastur viðger á sjúkrahúsi almenna umsorgan undirvísing í skúlum mentanarligt virksemi ítróttir og ítróttartiltøk fólkaflutningur postflutningur og sovíðari tað har eru nógv viðurskiftir sum eingin politikari nakrantíð fer at siga at vit skulu leggja mvig oman á sjúkrahústænastur ella almenna umsorgan sjálvandi ikki og so hava vit tí stóru grein tólv sum er tann stóra undantaksgreinin annars og har eru eisini kunnu vit siga nógv sosial atlit sum verða tikin í tí greinini hvar millum annað at mann mann sleppur undan at gjalda emvig av reseptskyldugum heilivági og sovorð og og og sovorðni viðurskiftir meðan kanska onkur ting møguliga kunnu diskuterast men sum heild haldi eg ikki at mviglógin er útholað eg haldi at hon er innrættað síðani hon kom so er hon innrættað til soleiðisnar sum føroyska samfelagið frægast kann kann fáa burturúr mviglógini og soleisnar sum vit halda tað er rættast at athava eina avgjaldspolitikk tí mann brúkar emvigelógina til til avgjaldspolitikk og mann brúkar tað til dømis hevði mann emvigfrítøku av atumvæla húsini hjá sær í í fyri nøkrum árum síðani av tí at virksemið steðgaði upp í landinum á arbeiðsloysið vaks og fyri at skunda undir tann heimliga ídnaðin ja so so so legði mann tað inn í emviglógina at mann hevði tmvigfrítøku taðvilsig at mann brúkar emvigelógina aktivt politiskt eisini til at skunda undirvirksemi vist tað kann gerast neyðugt og so tekur mann tað burturaftur tá ið ið tað er yvir upphitað virksemið o tað er góður politikkur tað er soleiðisrnar tað skal vera og tí haldi eg vit eru í einari støðu nú sum javnaðarflokkurin vísir á at húsarhaldsvørur nakrar ávísar húsahaldsvørur durka ekstremt skjótt ov nógv og tí haldi eg tað er avgjørt viðkomandi at vit viðgera tað í tí álvara sum sum tað má takast í politisku skipanini og ikki bara avvýsa tað eg veit væl tað at javnaðarflokkurin eins og eins og jáku mikkelsen frá fólkaflokkinum greiddir frá hevur øgiliga nógv populistisk uppskot fyri tíðina men okkurt av tí okkurt av uppskotum hjá javnaðarflokkinum er absolutt skilagott altso tað er ikki so at alt skal at alt skal rakast og nakað av hesum er absolutt skilagott og vit fara í hvussur at geva tíð eina
góða viðgerð í fíggjarnevndinu takk fyri harra formaður ja
fær aksel johannesen eina viðmerkingfyri harra formaður og til billiustinussen so eg eri samdur í tí at tay allarflestu undantøkini við r emmiglógini er eru skilagóð og javnarfloku eu eisini tikið undir teimum tá og heldur g ramvegis tað eiga at vera har el tað gera einkin vit eftirat hyggja teimum tit nú hava verið nógv summi eru komi fyri nógvum nógvum árum síðani og akkurá tá tað kemur í ferðavinnuna so skulu sjálandi ansa eftir at ferðavinnan er kappingarfør meni og har eri eisini samdur biljustinusen at skapar nógv størv og kanska serliga millum ung fólk og eisini kanska úti á á útoyggj og smábygdum kann mann fáa tað sum eitt hjástarv og gott ískoyti til t til til sítt annars livibreyð kanska verða ferðaleiðari ella serljga kaffi og annað men eg ivist ókva løtu víð sjálvt um tað var hvussu ávíst emvigaa ogum uitikkihava fult emvigaa so høvdu altso ferðafólkatalið til føroyar fer eisini at vaksað framyvur tað er rímiliga vísur í lat soklu ikki rokna iki m fólkfyi t seta sær aftur bara tí emmig er á ávísum øðrum tænastum
sum útlendingar keypa í føroyum
ja takk fyri formaður altso vit má hyggur inn á standar prísirnar hjá onkrum av teimum føroysku hotellinum so er tað o so so eru eru sangurnar øgiliga dýrar altso okkurt hotell selur eina nátt fyri átjan hundrað krónur og tú skalt øgiliga langt upp í í stjørnum áðrenn tú keypir eitt hotell í í einum ein av teimum eropeisku høvuðsstøðunum fyri átjan hundrað krónur og fara vit so at leggja nvegoman á teir prísirnar so so koma kur hvussu onkur av teimum føroysku tellkømunum at at liggja á kanska meiri meiri enn fimmstjørna í prísum men sjálvandi vit skulu vit skulu taka ferðavinnuna inn og og spyrja ítøkiliga um hetta er ein møguleiki og um vit møguliga kunnu hugsa tankan at tað ber til at leggja avgjøld á nøkur ting og og og allíkavæl ikki styggja ferðafólk burtur
takk fyri
ja so er tað ruttvang sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður vit viðgera eitti uppskot frá javnaðarflokkinum um at endurskoða løgtingslógina um meirvirðisgjald eg haldi thetta eitt skilagott uppskot vit hava eina sum hevur nógv undantøk onkur sigur í uppskotinum her stendur yvir tretivu onkur vildi vera við at tað vóru tveyogtretivu undantøk og tað vísir seg at hvørja ferð okkurt óvæntað hendir í samfelagnum o onkur vinna verður rakt eitt sindra hart av onkrum so kemur eitt nýtt undantak og hesi undantøkini verða gjørd uttan nakar altso tey koyra í allar ævir vissi ikki mann steðgar teimum aftur øðrum lógum er mann byrjaður tá ið mann gevur nakrar fyrimunir til okkurt ávíst at seta tað á sum mann kallar eina sólsetursáseting og tað merkir at vissi ikki lógin verður longd so fer hon úr gildi av sær sjálvum upp á eitt annað týspunkt aftaná eitt ávíst áramál typiskt tað góða við tí er at tað er ikki onkur sum politiskt skal taka stig til at avtaka hendan fyrimunin sum onkur samfelagsbólkur hevur tí tað vita vit at tað eru oftani sera sera ópopulert og tað er sera tungt politiskt at fáa sovorð ígjøgnumfórk tí tað er eingin sum vil líkasum leggja navn til tað sjálvt um øll kanska eru samd í at tað er okkurt sum skal avtakast

há eg ikki listu tann við mær her men men eg helt tað vara áhugavert hetta hervið sum stendur í uppskotinum at tað er ikki vinnulívi men borgarin sum indar meirvirðisgjaldið og tí eiga vit at hugsa um borgaran um undantøk skulu gerast vistir tú hyggur et visti mann hyggur eftir listanum yvir undantøk nú hav eg ikki listan hjá mær her men men so sær mann at tað er í øgiliga stóran mun atlit til vinnuna sum hava verið avgerandi fyri hvørji undantøk mann gevur og í nógv færri førum atlit til til borgaran og sjálvandi nógv av hesum her undantøkunum hava verið í gildi sera leingi eg legði merki til eitt nú útgerð til flogvinnuna altso hví er tað komið í kann tað hava verið okkurt at gera við kappingarstøðuna oftani hevur tað spælt inn og tað er tað jú eisini í ferðavinnuni nú ger javnaðarflokkurin nokk so nógv burtur úr hesum her við ferðavinnuna at ferðavinnan betalir í øgiliga lítlan mun mvg og tað er rætt og og eg eri samd við aksel ve johannessen í at sjálvandi skulu vit síggja eitt sindur aftur í landskassanum av ferðavinnuni øh serliga tí at vit verða noydd til at gera nógvar nýggjar íløgur eitt nú er tað fleiri vegarstrekkir sum sletts ikki kunnu bera tað ferðslu sum ferðavinnan hevur við sær so tað skal ikki vera soleiðis at vit sum samfelag hava fleiri útreiðslur av ferðavinnuni enn vit nn inntøkur men tá ið tað er sagt so haldi eg eisini at mann má viðgera allar vinnur undir við somu fortreytum her eru fleiri aðrar vinnur eisini sum hava mvgundantøku upp á ymiskan hátt til dømis keymur tað til viðgerðar nú við ferðaleiðarum av komandi døgunum har sum mann broytir soleiðis at teir ikki koma at gjalda á mvg tað hevur verið eitt sindur av óvist hvussu tað skal tulkast og so kann mann siga enn eitt nýtt undantak men í veruleikanum so kappast hesir ferðaleiðararnir við útlendskar ferðaleiðarar sum ikki rinda mveg í føroyum og oftani er tað sovorðni atlit kappingaratlit sum eisini eru orsøk til at mann setir ella at mann gevur summum vinnum mvgundantøku ella frítøku

onkur hevur verið inni á hesum her at tá ið mann avtekur eitt avgjald í hesum førinum emveg tað sum mann so sær er at prísurin hækkar og nú skjýtur javnaðarflokkurin upp at mann tekur emvegei av til dømis breyð mjólk frukt og grønmeti í sær sjálvum er tað kanska slett ikki býtt men eisini har skulu vit hugsa um hvat fyri ávirkan tað kemur at hava um brúkarin veruliga kemur at merkja tað ella um um tað verður fer at liggja eftir í stóran mun hjá hjá handlinum sum heild eg veit ikki ordiliga um eg eri púra samd við akkurát hvat í staðin fyri skal hava mvgfrítøku og hvat ið skal gjalda á enveg tað hugsi eg serliga um ferðavinnuna ø men eg eri samd í uppskotsstillaranum at hata treingir til eina endurskoðan og eg haldi at eg vænti at vit fara ati taka undir við uppskotinum í øllum førum so kemur hetta í fíggjarlógina og eg skal gera mítt til at
tá fær hana góða viðgerð har takk fyri ja takk fyri og tyktisleikin má viða um orðið orðaskiftið enda málið verður beint í fíggjarnevndina til víðarviðgerð síðani koma vit til løgtingsmál nummar áttaoghálvfjerðs tí fyrsta viðgerð uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær námsfrí útbúgvingar eina við serkunnleika á dagstovnum økinum og eina við serkunnleika í sernámsfrøði fyri altso framsøgufólk heðinsakareasi fólkaflokkin edva djóni nols joense fyri javnaðarflokkinu edvar jacobsen fyri sambandsflokkin siri stenberg fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri framsókn og fyrst fær
altso løgtingið oheyir á landsstýrið um at kanna møguleikarnar fyri at útbúgva fleiri nándsfrøðingar og at viðgera um tørvur er á tveimum útbúgvingum við serkunnleika ávíkavist á dagstovnaøkinum og á sernámsøkinum og

sum tað verður sagt í viðmerkingunum so verður tað víst á tann trupulleika sum vit øll kenna til og hava hoyrt nógv um og tað er sjálvandi tað at fáa mannað økini innan dagstovunar og eisini innan serøkið ø tað sum sjálvandi liggur í hesum her er tað yvirorðnaða í hesum at at fáa koma í eina áheitan á løgtingi um hetta her við útbúgving og at att á tann hátt at fáa manna økið soleiðisnar at tað verður nøktandi í framtíðini tað verður eisini víst á ella sagt í viðmerkingum at innan fyri pedagogar á dagstovnuøkinum so koma tað ikki meira út úr skipanini en enn tey sum fara úr skipanini hjá kommununu landinum tað vil siga at munurin er tann sami tú kemur ikki nærri einari loysn tí at atmann hevur mann hevur ikki tilboðið til útbúgving meira enn til tey sum fara út í grundini og so verður tað víst á í viðmerkingum eisini hettar at trupulleikin á økinum er ella man ímann vísir á at mann tosað nógv um hetther við normeringum og at tað er ein trupulleiki at hvussu skal mann gera og arbeiðsa umstøðurnar hjá teimum ymisku og tað verður sjálvandi eisini víst á at tað er ymiskt frá kommunum til kommunu og vit tosa eisini um stovnar hjá hjá landinum og har verður eisini víst á dømis í sambandi við barnaheimi og og tann partin harra formaður tað er væl leingin ivi um at vissu vit hyggja eftir dagstovnaøkinum so er tað altso ein trupulleiki við at fáa mannað øki gí hesum førinum tosa vit um útbúgvingar og at tú skalt hava fáa kannað tað við tveimum altso tvey sløg av útbúgvingum og at mann líkasum allíkavæl samanskjóða tað í sambandi við við at lýsa ta og at at kunna um um um tað um aftso varð mann valdi at fara við við tveimum útbúgvingum á økjunum og eg haldi eisini at tað er tað er umráðandi at mann setir fokus á hetta her altso hvussu gera vit við at fáa fáa loyst tann trupulleikan sum vit hava á økinum øh eg haldi allíkavæl at mann kann siga kundi mann ikki gjørt tað betri ella við at havta ella hvat kundi mann gjørt betri við at havt meira stabilar stabil viðurskiftir vit vita væl tað at tað er sum lógin ásett í dag so er tað tveir triðingar pedagogar og ein triðing við við hjálparfólki og eg haldi eisini at visti mann tekur tann partin draga hetta seg um útbúgvingarnar men vist vit taka hin partin eisini sum er hjálparfólkini so hevur tað verið øgiliga óstabil hjá hjálparfólki tí at at mann hevur praktiserað tað at sett lýsingar øgiliga oftani eftir námsfrøðingum og alt gott um tað tí at sjálvandi vil mann hava tann partin inn sum sum sum lógin ásettir í hvussuer men tað hevur eisini gjørt tað at tað hevur verið øgiliga ótrygt hjá hjálparfólki soleiðisnar at tey hava fólk se øgiliga ótrygv við at kunna fingið eitt arbeiði í hálvt ár í senn og tað vil siga tú ikki veður verður verið altso tá ið tú ert inni fyri fólk sum rfyri námsfrøðingar tá tosa vit væl um tann partin sum er er hægri enn ein triðing og vit vita eisini tað at tað er ein nógv størri partur sum eru hjálparfólk sum eru inni á stovninum tí at námsfrøðingar tað er øgiliga trupult at fáa námsfrøðingar og so er spurningurin hvat er tað sum ger tað er tað tað manglandi tilboði at fáa útbúgvingina ella er tað umstøðurnar í økinum ella er tað nakað heilt annað hvar ið tað er so mikið nógv arbeiðis í samfelagnum at at onnur øki hava størri áhuga og eg trúgvi at tað er ein ein partur av tí og eg haldi eisini at tað ein annar partur eisini at tað er øgiliga umráðandi at at líkasum at lýsa ta positivu tingini við at vera á einum dagstovunøki ella vera á á barnagørðum og vistu vit taka tann partin og tí at mann kann eisini ella boðskapur sum kemur frá einum einum arbeiðsplássi tað verður so positigt negativt hann hevur øgiliga stórur ávirkan og tað er eingin ivi um at vist vit hyggja eftir eftir hesum økinum so er tað ein øgiliga týðandi ptsamfelagið er jú soeðirnær uppbygt at tú skalt hava tvær inntøkur og fyri at kunna tað so mugu foreldrini fáa ansing til ella tilboð veit tari dámar ikki vlt tá mann tosar um hettar við ansing men men at tú fært tilboð professionelt tilboð til til børnini sum koma á stovnarnar og vit hava eisini hoyrt nógv um hetta her við at tey sum velja at vera á stovnunum og arbeiða serliga innan fyri dagstovna øki at tey velja niðursetta tíð og tað er í sambandi við at

tað er so mikið krevjandi og og tað er sikkurt nakað um tað eisini tað er væl leingin ivi um tað og og tí er tað faktiskt nokk so umráðandi og og viðkomandi at at finna fram til hvat er tað sum skal til soleiðisnar at vit fáa ein størri áhuga fyri dagstovunaøkinum og at vit eisini fáa meir fólk til at at velja ta starvið at vera námsfrøðingar og og fyri sovut eisini hjálparfólk eg haldi at fyri at at teingin ivi um hesum førinum at draga tasum útbúgvingina men eg haldi eisini at mann átti at strammað tað itt sindur meira upp við at givið teimum sum eru inni fyri hesi her námsfrøðingarnar at tey høvdu eitt sindur tryggari umstøður tí tað haldi eg mann kundi gott tí vit vit eru væl í tí støðu at vit mangla so mikið nógvar námsfrøðingar at mann kundi gott givið hinum stabilari viðurskiftir og upp á tann mátan eisini hevði tað blivið stabilari viðurskiftir fyri foreldur sum hava brúk fyri hesum tilboðinum vit hava sæð til dømis í dagar og viku til dømis her í havnini hvussu stóra ávirkandi hevur og hvussu nógv tað ávirkar tað at hon manglar starvsfólk og tað haldi er og sjálvandi er tað eisini ei partur av íí høvuðsstaðarøkinum tað at tær flyta sumeg gjøgn fólk til og mann kann siga tað gleðiliga í tí at tú fært meiri børn á til stovnarnar og sum eisini er okkara framtíð tí haldi eg

hevur nøkur nok so grundleggjandi ella vísir á nøkkur nok so grundleggjandi ting og at at tað er rættiliga viðkomandi og so er men sum sagt tað er sjálvandi att uppskot til samtyktar men hetta her málið kemur so í í mentanarnevndina og har fara vit at viðgera málið skal tað fáa eina eina virðiliga viðgerð og hetta er sjálvandi nakað av tí sum vit hava havt fyri fyrr og eg haldi at vit í løgtinginum og ikki minst í nevndini kenna til henhendan trupulleikan og vit kenna eisini haldi eg øgiliga væl svari frá frá nógvum sum hava verið inni í nevndini og nú er tað so komið aftur eitt eitt uppskot hvar ið vit fáa møguleika til at viðgera tað og venda tí og ikki minst at taka fólk inn til til samtalur soleiðisat vit prøva finna fram til hvat fer niðurstøðu vit koma í hesum málinum

siristemberg eina viðmerkingtakk fyri harra formaður ja nú kennir heens agreasen eisini nokk hetta øki frá sínum arbeiði í í sum borgarstjór í kommununum og tað r øgiliga ymiskt hvussu tað rakar og og hann var eisini inni á hesum her við hjálparfólkunum nú var eitt sor stórt tiltak í gjár um hvussu mann kundi bøta um støðuna á hesum her økinum og tá bleiv tað nevnt til dømis tað at eitt sum mann kundi gjørt meira við tað er tað at at hesi ungi fólkini sum koma inn sum hjálparfólk at mann tók seg kanska eitt sindur meira av tam tá ið teir komu inn og setti tey inn í hvat øki gekk út upp á og stimbraði tey til at fara at útbúgvask innan hetta her øki til dømis tað alsomann arbeidi eit sindur miðvíst við at rekrotera tey sum høvdu víst eitt slag av áhuga og tíbetur er tað so eisini komin ein hjálparfólk a útbúgving so hetta er eisini ein møguleiki at fara tann vegin og kanska skuldi mann roynt at vera eit sindur fleksibul í tí kanska at visti trupult hjá fólki at flyta seg kanska eitt sindur kann gerast um netið og sovíðari tí eg haldi okum noyðast at finna
fleiri
ja takk fyri viðmerkingina og til synr stnsiristenberg men tað er væl eingin ivi um haldi eg sjálvur at at mmann átti at hugt eitt sindur breiðari eftir hesum her økinum og at finguð kanska nøkur onnur nøkur onnur tilboð ella nøkrar aðrar møguleikar sum vit kanska ikki kenna st væl í dag inni á økinum og vit vit tosa nógv um hetta her við í sambandi við við javnstøðu í samfelagnum og tað haldi eg er eisini øgiliga umráðandi og og og har har vita vit eisini at tað er ein ein skeikling sum kanska kundi eisini gjørt tað eitt sindur hvat mann sindur sett hesin ummer fokus á tað soleiðisnar at at tað bleiv meir áhugavert bæði hjá teimum sum arbeiða og ikki binst hjá teimum sum eru á stovnunum tí at vit vitaðu væl tað at tað eru tað er sirka helvtinar av dreingir og og gentur og tí haldi eg tað at hetta e eitt spennandi øki og trúgvi g eisini mann kundi koma inn við nøkrum nýggjum sum kundi eisini gvi
gjørt tað meira áhugavert hjá teimum sum arbeiða í starvsfólkum
so er tað gjóni nols joensen a takk fyri harra formaður og áhugverdarhugleiðingar hjá hjá enis agreasen í mun til barnagarðsøki soleiðisnar generelt og tað eru ja eg vil siga atað er tað eru komplinserast ter tað eru nógv og mannstendur í tað er nógv kanska spurningar og tað er nógv nógv svar kanska sum sum eru til ta ta ta akuttu støðuna sum eru nú at tað manglar so nógv fólk og sovorðið í danmark hevur mann sæð til dømis fyrihevur tað verið nógv frammi hetta her við at tað eru ymiskar eisini ymiskt hvussu tænastan er í runt um í kommununum og at kommununir bevíst at hava spart á økinum og eg skal ikki ja tað heur verið frammi fyrr tá ið vit hava havt eitt uppskot um normeringar frammi at tað hevði kanska verið eitt á greiðari mynd av visti mann hevði eitt felag ella eina miusnormergng su hann visti at hetta er tað sum hann leggi støði fyri økið tað tað er ett logt lønarlag og at tað er at økið er so mikið pressað nú yvir longri tíð at mann kanska ikki brúkt teir reellu pengarnar upp á økið kann tað vera ein orsøk eg veit ikm heðins agreasen er um ein kommunumaður i

ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina eg haldi ati at vis mann hyggur eftir dagstovnaøkinum so haldi eg tað er øgiliga nógv broytt tey síðstu nógvu árini og ikki minst haldi síðani tað koma út til kommunurnar og eg hvi eg faktiskt havi eg hvussu er tað tann varhugan av at kommunurnar í heila tikið raðfestu økið væl og at eg haldi mann eisini øgiliga málrættaður bevístir um at hetta er eitt øgiliga umráðandi øki at at tú hevur tað væl skipað atat at brúka bæði foreldur og børn og starvsfólk at at umstøðurnar skulu vera so góðar sum tað bsum teimum einaferð lesur seg gera og tað er eisini rætt at tað er kanska eitt sindur ymiskt frá kommunu til kommunu men sjálvandi er tað veldigu trupulleiki tá ið tú skalt brúka starvsfólk og tú ikki fært tey og tað er so eingin ivi um at tað sæst aftur á økunum og tað er í grundini tað sum vit eisini síggja og tað er kanska ringasta í tí í tí teimum størstu økjunum men men eg haldi ikki at eg havi hvussu ikki a varhugan av tí at kommunurnar niðurraðfesta dagstovunøki tvørturímóti haldi verið gjørdur ein øgiliga stórur innsatsur soleiðisnar at at tú hevur eitt øki sum virka væl og faktiskt haldi eg eisini at p á ein ell annan máta a verið ein lítiðsindur av einur kappingu ímillum kommunurnar at at ikki at liggja aftastur í tá talan er um dagstovnaøkið
takk fyri ja tak so er tað djónið nolsø joensen sum fær orðið
ger sovæltakk fyri harra formaður ja til viðgerðar er uppskot frá tjóðveldi um at tað eru líkasum tvíbýtt tað eru tvey í einum sum mann siga tað er eit uppskot samdurum at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og hetta her við at mann ger tekur tað upp til viðgerð atumnámsfrútbúgvingin kundi verið havt blivið gjørt til ein sergrein í í dagstovnaøkinum og eina við serkunnleika á sernámsfrøðinum tað er gleðiligt at uppskotini og hetta er so aðru ferð at at tjóðveldi ber tað framá ting tað er gleðiligt at slíka uppskot koma fram sum vit fáa eisini fáa vent í nakra ferð ig kjakast um tað um tað økið sum er so sperkt í í løtuni saman við øðrum økjum sum atk mangla arbeiðsfólk

tí roysa øgiliga nógvar og og viðkomandi spurningar og eingin hevur líkasum ena tað er ikki nøkur einføld loysn upp á trupulleikan tí at har sum tað sum tað botnar í er tað at vití føroyum hava havt ein øgiliga stóran fólkavøkstur vit hava havt eitt barnatal sum er vaksandi í í í nøkur ár ella síðstu árini og tað leggur eitt trýst á allar tær tænastur sum kommunur og og og landsstovnar veita

og tað skapar sjálvandi eina rúgvu av efrostratiónum og hens agriasen var inni á nøkrum av teimum hetta her við at mann í at soleiðisnar sum tað er skipað nú er tað nakað man kann gera har við tey verandi starvsfólkini hjálparfólkini bjóða teimum tryggari og tað haldi eg mann kann tá ið manglin er so stórur so haldi eg avgjørt at mann eigur og og kann í tí periotuni sum tey ikki eru nokk av námsfrøðingum so haldi avgjørt at mann eigur atgeva teimum eina eina betri setan og longri setan tað haldi eg avgjørt sjálvt um eg haldi og fari a altíð t halda at námsríðin er tað berandi í tí at vera um børn og tað men tá hjálparfólkini gera eitt øgiliga gott og stórt arbeiði eisini úti um kring og tað er kanska tey sum eru kanska tey mesta bilum beint nú sum hava verið har í nógv ár og tað e tey sum tí havi eg ikki varhugan av at at at tað er tey sum kanska fara av økjinum skjótari men tað er kanska tey sum standa við tí fakligu ábyrgdini sum síggja tað at kanska yvir ár yvir longri tíð at tað er drenandi at síggja tað at vit ikki røkka okkara málinm tí einki er so drenandi sum at sum námsfrøringar síggja tað at tey málini sum eg havi sett mær fyri við hesum barnabólkinum ella hesum fólkunum sum eg havi rundan um eg at eg ikki nái at gera ella klári inn og rúmið og og og fái fevnt tey børnini sum sum eg skal yvir eina yvir eina longri tíð og tí trúgvi eg at tey teir pedagogarnir søkja sær aðrar leiðir heldur enn at blíva verandi í nøkrum sum er so estressandi og sum kanska har tað fyrr kanska eisini hevur verið tað ati sum eg havi skilt so so hava summar kommunur tann tað ein ein bólk av avloysarum ella ein eina eina pulju av pengum sum tey kundu seta inn tá ið tað manglar og

mær fortalt ella eg havi sæð at at at tær puljurnar eru kanska skerdar nógv og og tað ikki er so upplagt at at tað kemur ein avloysari inn og tá ið tað er so skal tann pedagogurin kanska sum er á tí stovnum sum hevur ábyrgd av tí stovuni kanska í nógvum førum átaka sær eina størri uppgávu ella meir uppgávu enn enn tað egentiliga er ætlað og tað yvir longri tíð tað ger tað at kanska

kanska so dregnaður til síðst at mann mann ikki sær fyri sær at at eg kann verða verandi í hesum her og tað er kanska eisini ført við sær nógvar sjúkrameldingar tað fórir við sær ein eini kanskama siga tað verður tað sum mann tosar nógv um og tað alt tað tilsamans ger tað at tað drenar á arbeiðsorku og og á økinum og tá i man so kanska tosað við onkrar starvsfelagar á øðrum stovnum so eru akkurát sama støða har so tað er ein oynd ringura sum túð eisini verður nevnt í viðmerkingu tað e ein oynd ringrás mann er komin inn í á dagstovna økinum við at vit øll a líkasum síggja upp á ta ta ta ta neyðina sum tað er at ikki ati og og í øllum hesin her er tað jú børnini sum eru í síðsta enda tey sumikki fáa nóg vaksna kontakt nóakt og tað yvir tí gera eisini tað at børnini ikki tá ið tey biðja um hjálp ella tá tey skulu hjálpast við tí og tí og og tær tær tær málsetningarinr sum er settir út fyri tær námsvættanirnar sum eru eru lagdar fyri fyri ári at tey ikki koma runt um tað og kanska missa eina rúgvu av tað at blíva ment og og og ment av á stovnim meðan tey eru á stovni tí tað er ein ein ein stór tíð lang tíð orsaka so har eru tað eru ja tað er frostrerandi støða kannmann siga og tí tí má eg eisini koma við einum einum einum glepsi til til samgonguna fyri g ikki at hava settein eyka flokk sum hetta eisini leggur upp til á ella á av námsfrøðingum tí mann hevur havt møguleikan haldi eg og og tí er tað líkasum øgiliga spell tí sjálvt um tað ikki loysir nakran trupulleika her og nú so haldi eg at tað eru øll sum hava líkasum havt við við øki at gera og sum hoyringspartar hava verið inni og nevnt sum ein part av at tað er eitt most at vit eiga at fáa útbúgva fleiri námsfrøðingar og fingið ein eyka flokk inn ømann mann hevur kunnað gjørt tað í øðrum førum við við øðrum fakbólkum men tað virka sum at tað ikki gongur líka lætt við at fáa ein pedagogfólk upp at at standa so tað er tað má eg so siga við s eg skal verða koma við nøkrum glepsi í dag so er tað hvussuverður at at tað kundi avgjørt verður gjørt betri

men men fyri at koma líkasum fyri atdraga seg sindursaman um tað sum eg havi sagt higartil so er tað hetta her við at kenslan av ikki stekkja til lønarlagið er eisini ein ein viðvirkandi faktor at námsfrøðingar ikki verða verandi á økinum men kanska fara í onnur størv sum sum sum tað er kanska liðarligari so er tað og pluss tað sum eg eisini nevndi eini viðmerking til ejns agariasen í áðni at eg havi uttan at hava so øgiliga ítøkiligt men meni dømi um tað at tað kanska er blivið spart á økinum yvir nógv ár í summum kommunum eg sigi ikki í øllum men í summum kommunum har tað eisini síðan eg kom í politisku skipanina fyri fimm seks árum síðan at mann hev ofta hevur t hoyrt tá ið mannhevur tosað og rundan um námsfrøðina ella námsfrøðiliga øki so er tað er tað verið tað ofta umtalað sum et eina útreiðsla og og har eg havi eini púra mótsetan hugborð til til støðuna eg haldi tað er ein íløga í okkara komandi ættarlið okkara føroyingaungu føroyingar sum vaksa til tí jú meira nær verður meira umsorgan tú gevur teimum meðan tey eru á stovni í í í vaksandi tali so sparir tað tú tú aftur tú fært tð inn aftur seinni í lívinum og tað er nokk tað er nokk so generelt galdandi fyri fyri allar íløgur vilja siga bæði á tí menniskjaliga serliga á tí menniskjaliga og eisini á tí á vinnuliga økinum altso har tú har tú ger íløgur í nakað sum er til tað betra jemi so sær mann eisini at vistu mann skal vissu mnn skal samanlíkna tey bæði økini so er tað jú eisini vøkstur sum kemur burtur úr tí og og tað eru eisini nógv gransking og nógv nógv tøl frammi um tað at har sum tað er blivið gjørdur ein eyka innsatsur við børnum og ungum har hevur tú minni kriminalitet tú hevur tú hevur tú hevur generelt eitt eitt betriein betri trivnað og tað er tað er væl dokumenterað g og og tí tí eisini eiga vit t hava tað í mentog tá ið vit tosa um um hetta økið at vit ema kunnað vent í hugburðinum hetta bara í einum einum klipsi kunna sagt at at vit eiga at at broyta tað til eina at gera tað til ein hugburð sum sum sigur at tað er ein íløga heldur ein útreiðsla so so er vit komin rættiliga

fyri ikki at vera for nógv í tí negativa tí tað men men eg haldi tá vit vistu vit koma so so haldi eg at at allíkavæl at at tað særbjart út við at vit

tað at at summi gera summir kommunur og summi gera átøk við nú ú nú ú koma nú er tað kanska uttan fyri hetta øki men men men í ungdómshús og og ungdómstilboð at har ungdómurin kann kann vera saman tað haldi eg er eitt øgiliga gottgott átak og eg haldi at at kommunur eiga at strekkja seg nógv til at til at hava ungdómi nú tá ið hann gongur nógv eisini kanska fyri seg sjálvani í nógvum førum so er tað haldi eg eisini eitt eitt gott sum hoyrir til hetta líka kom inn áí útbúgvingina móti endanum so haldi eg at har eru nøkur ting við útbúgvingini sum hava verið frammi fyrr her á tingi har eru tæðpraktikkin er minni og og har eru minni kreativur fakvu sovorðligt tað tað haldi eg er til tað verra tí at eg haldi atvit eiga at at gera alt sum vit kunnu fyri at halda tey kreativu fakini fyri í gongd millum okkara okkara børn og ungu tí at taðvild ikki blíva alt forbókligt og so haldi eg eisini eitlandsstað sum kann vera ein loysn upp á at tað eiga a vera lættari hjá hjálparfólk sum hava arbeitt í nøkur ár at koma inn á pedagogubygvingina tað haldi eg kundi verið eisini ein loysn upp á at mann kanska í eina eina eina tíð kanska lempaði up á upp á krøvini til at koma inn tay kundu vera eitt ítøkiligt dømi nú umat
tíðin gongur so takk fyri fyrstu ferðir fólk ja takk her
fleiri viðmerkingar sigur staðan berg ger so væl tað takk fyri fyri forhvønna ja eg eri púra samd við jónadóles joensen um tað at tað er eitt íløga í faktiskt í alt samfelagið at hava væl útbúgva um fakfólk serliga um um um børnini og ú fyrru lívinum jú biktagari er fakligeitin nú leggur egta her uppskotið eisini upp til at eitt egr át útbúgva fleiri men eitt annað er eisini at mann kanska býtur útbúgvingina sundur í tvær ymiskar útbúgvingar kann jónu nhóls joensens siga at lysihundrað og tað nú kennir hann øki so væl innan frá um týdningin av at mann kanska skylda sundur í eina sernámsfrøðiligu útbúgving og eina
uppbúgving
ja takk gjóni nolsø joensen gersovæl ja takk fyri frú forkvina takk fyri fyrispurnigin siristenber gho orsakað at eg slekki koma inn á tann tann partin í uppskotinum tí at sum eisini er annar partin av hesin her við at mann deilir útbúgvingina upp og har eri eg eitt sindureitt sindur eg veit iki ett sindur í í villareiða akkurát har við tí tí at eg kann siga fyri meg í mín part tá eg bliv útbúgvin fyri sjótt trýogtjúgu árum síðani ja tá fekk mann allan pakkan mann fekk eitt grundástøði at at byrja við og og so spesialiseraði tú tú hevði praktikk í í tí øðrum sum hevði við børnini at gera ella barnagarðsøki og tú hevði eitt við sum hevði við rserstóvnum øki at gera eg kansn bara tosa jaligt um tann tann tann formin fyri útbúgving tí ati tá ið tú so hevði fingið smakkin av hvat se meg siga at hetta er tað sum økið handlar um jamen so so hevði eg tey beinini at standa á i hevði praktikkina sum var nógv longri tá og sum mann fekk prøvað nøkur ting av sum eg helt var rærættiliga gott so var eg nógv sikkrari í mínari tá eg skuldi taka væl um hvat hvat hvønn veg hvønn veg eg eg vildi velja starvið hjá mær so so atta er øgiliga trupult at svara akkur uppá øhvat er betri men men eg sekki haldi tað eg kær komið at at taka tað
kjakið haldi eg tað tað haldi eg
ja takk so er tað rósa saman við søgn ger so væl takk fyri frí forkvinnan tað er eingin ivi í at mann sigur tað er ein íløga at útbúgva fólk innanfyri hetta økið men vit mást byrja við at gevast við at tosa barnaansling altso tað er ein íløga og tað er í mær sær ein øgiligan stór uppgáva at menna hesi børnini tí at samansetning av teimum børnum sum eru hann er øgiligan ymiskur sjálvvis ikki sjálvfylgis skal hann vera tað men longu á hasum økinum er tað sernámsfrøðiligt so til mun spurningurin so til jóna nolsø joensen tað er at tey starvsfólkini sum arbeiða á serøkinum men tá ið eg tonki ikki serøkinum tey sum hava sera teir men tey sum eru ø meðan tey sína barnavernd ella barnaheim har er tað upp aftur ein heilt heilt onnur útbúgving og spesialisering sum skal til at hava vit nøktandi fakligu førleikar til tey fólk

takk djóni nolsoy joensen gersovæl takk fyri frú forkvina og takk fyri sera viðkomandi spurningin rósa samuelsen eg havi eina eina bók liggja vin á náttborðinum sum eitur ati pedaogogar ansa ikki børnum men mann útviklar menniskjur og tað haldi eg tað sum eg var inni í mína røðu eisini á at tað er nakað við hugburðin at gera hvat hvussu sær man upp á øki og nakað við at fakið er ungt og tí skalstríðast fyri sína eksistensu fi fyri at blíva og tað haldi eg at bæði verkføll og hetta her at at stovnar nú mugu lukka tí atað vi ikki fáa nokk av starvsfólk haldi eg prógvar eisini hvussu týdningarmikil uppgávan er og akkurát til tað ítøkiliga sum sum rósi samelsen spyr um í mun til at tað er so spesialiserað at núhavieg arbeitt á barnaheimsøkinum eisini t at bara tað í mun til ta ta grundleggjandi vitan a mann fekk bara spuradiskt nakað at vita um tað økið men ta úvlðu við at hava royndirnar á arbeiði á økinum og tað er so mikið spesielt og tí eisini tosi eg um tað at barnaheimi er eitt sítt spesielt arbeiðspláss at tað má vera tann tann fakliheitin má verða samlað fyri einhvønn prís fyri at kunna gera sí góðar tænastu sum viðhvørviðgjórdu
takk fyri ja takk sora
ja takk nú var røðaran enni á hesum her í sambandi við útbúgvingina tað at at tú hevur hjálparfólksum var inni á hesum her við at mann kanska gjørdi eitt sindur tryggari hjá hjá hjálparfólki sjálvandi fyri tey altso tá ið tað er soleiðis at tú at hú manglar fólk við útbúgving á økinum og tað var faktist fyri at at gera tað meira stabilt og tí haldi eg faktikt ettað e eitt fínt hugskot at mann sigur at tey sum í dag eru har og hava verið so s langa tíð at tey síggja tað aftur í einari útbúgving tá tey nú fara víðari tí tey hava jú skaffa sær eina eina eina veldigari faring á økinum og tað sum eg haldi tá mann tosar um ansing og tilboð tá mann kanska byrjaði við hesum við nógvum árum síðani tá bleiv tað tosa nógv um um um um ansing men sjálvandi er tað tilboð men tað er øgiliga umráðandi at tú gevur tað tilboðið soleinar at barnið sum skal brúka hetta her og sum er har ein heilan dag í fimm dagar um vikuna at tað trívist og um mennistu

ja takk jahnnólsegði joensen takk fyri rskun takk fyri viðmerkingina sagui ariasen ávurdir spurningar og hugleiðingar tað vit skulu tað tað er eingi loyna nú snakkað vit nógv um at tað eru nógvar frostratiónir á barnagarðsøkinum í dag runt um í landinum og starvsfólk foreldur ið frostreraði men tey sum eru mest frostreraði og tey sum merkja tað allarbest alla tað óróna sum tað er børnini sjálv og tað er børnini ne generelt tey hava ikki sína rødd tey kunnu ikki siga tað líka væl men og tí mugu vit gera alt tað tann tað orkuna sum vit hava sum sum eisini verður fórt fram í viðmerkin sum eru longu nú hon má hon má stabiliserast og hon má byggjast upp á og hon má tjúklast um alt tað sum vit kunnu kommunurnar mugu gera teimum áhveita ná kommunur um at gera tað alt sum stendur í teirra magt fyri at bevara tey fólki sum eru eftir tí atja avleiðingandi tað hvitað vili eg verið inni í á fyrð fyri børnini upp á longri sikk kunnu vera stórar tí mugu vit vit mugu steðga upp olíkasum ug bvara tað sum er øgiliga viktigt og og og gera tað so gott sum e hørir gjørligt fyri tey sum eru har og
og povið núer hann týskmonn takk fyri ffrú forkuna ja takk næsta røða er eg
fyri frú forkvinna ja sum tað longu sagt so uppskot til samtyktar um at útbúgva fleiri starvsfólk og at viðgera um vit eiga at hava tvær námsfrøðiu útbúgvingar eina við serkunnleika á dagstovuna økinum og ein av serkunnla á námsfrøðiøkinum og tað var heitt á landsstýrið í hesi her í hesum her málinum um at kanna møguleikar fyri at útbúgva fleiri starvsfólk og fyri hvat fyri hvat fyri treytir eru og og hvussu stórir tørvirin er fyri at siga tað allarfyrst so er tað av alstórum týdningi at fáa útbygt fleiri ns námsfrøðingar og at fáa arbeiðið at at vera so gott sum tað ber til fyri tey sum eru har og fáa útbygt fleiri til tað røkja tær tænastur sum eru neyðugar nei eg setti ein lýsindurin í hvar hetta málið liggur tí hevðtahevur verið uppi fyrr landsstýrismaðurin hevur sett hon á hett arbeiði settu okkum út fyri at vit settu lúí samgonguskjalinum at vit skuldu útbúgva tað var trý ting sum vit serliga vórð løgdu dent á tað var sjúkrarøktafrøðingar og tað var heilsu røktarar og námsfrøðingar hvar mann vildi gjarna hava sett fleiri klassar fáa dlt tal sjúkrafrøðingar t e sett á stovn tað vita vit har eru tann næsti klassin sett á stovn heilsurøktara verður tann næsti settur aftan á summarferðina og so er tað námsfrøðingur sum eg havi spurt inn til hvar liggur tað máli tá ið vit tøtd ta fyri seinast tá varð tað eisini viðgjørt í nevndini ati at lanssýrismaðurin kom inn á at tað vóru eisini fleiri fólk til hoyringar at mann hevur sett ein bólk ein bólk sum er umboður av kommunufelagnum fíggjarmálaráðnum almannaheilsu og mentamálaráðnum til at viðgera allan hendan tørvin viðgera normeringar og mangt mangt annað innan og innan fyri námsfrøðingaøkið og vit hava verið so tey sum vóru í hesum bólkinum og tey sum vóru inntil hoyringar vóru spent upp á eisini at vita líkasum hvat úrslitið bleiv tí høvdu vit úti og tosað við rættiliga nógvar fakbólkar ella nógv øki sum høvdu við hetta at gera eg spurdi landstýrsmanni í dag fyrr í dag og hesin bólkurin er akkurát liðugur við sítt arbeiði og har manglar at fáa lagt tað fram ta úrslitið sum er og eg más siga eg gleði meg rættiliga nógv at hoyra akkurát sum vinklarnar í tí og hvat eg man tað var líkasum grundin til at mann kanska brempur seg eit lítis sindur á við við námsfrøðingum so kann mann kanska diskutera eisini um raðfestingin røtt tað kannmann so altíð vera opin fyri at ati tosa um skuldu námsfrøðingar settir áðrenn sjúkrafrøðingar tað er tað er stór øgiliga stór tørvur á øllum økjnum men av tí at hesin her bólkurin umfataði eisini kommunufelagið so er námsfrøðingareitt øki sum er úti í kommununum og tí vildi manngjarna hava tað banan líka sum fyri at hava tað við í mentamálaráðnum og fróðskaparsetri hava arbeitt við hesum arbeiði eg komið sera væl áleiðis máma má siga so mikið væl áleiðis at mann hevði kunnað sett ein ein flokk nú aftan á summarferðina eftir tí sum eg havi fingið upplýst í forholtd til at vera klárur til akkurát kunna seta tað skilnara men mann hevur so ikki mann hevur so raðfesti at setta annan flokk nú aftan á summarferðina og raðfestingin er so til til trýogtjúgu við við hesum men sjá fylgil ta hevð veri opinfyri tí vist ta la seg gera fíggjarliga at mann kundi framskundan ta eitt sindur tí at so vann mann eitt hálvt ár har men tað mán mann so bara venda aftur til eftir lógini sjávandi tað viðgjørdut eisini tá tað er tveir triðingar sum sum skulu vera námsfrøðingar men tá ið vit viðgjørdu tað síðst tá vísti að seg at tað er sjeyogtretivu prosent sum er námsfrøðingar í dag og tað vil siga at mann manglar trý hundrað og fimmogtretiv taðkann var broytt men fyri at røkka teimumtí talinum har við tveimum triðingum og upplýsingar frá pedagogfelagnum er at mann mann klárar bara at seta við so hvørt sum námsfrøðingar fara frá vegna aldur mann klárar ikki at útbúgva so nógv at mann økir talið men tey sum fara frá verða sett sett við um hann kemur faktiskt ikki víðari í tíð í grannalondunum har eru útbúgvingar sundurbýttar til barnapedagog og sosialpedagog námsfrøðingbúgvingin so hava vit eina námshjálparaútbúgving námsfrøðiútbúgvingin er í havn so eisn hjálparsuðuri men tað sum eg haldi í hesum her øllum bara við at kanna eisini mín øki har fuglafirði hava vit sjón kommunurnar hava nógv við við stovnarnar at gera haldi mann hevur eitt sindur trekt av eisini at at hugsa um tum boksina hvussu ein úging skal fara fram eg veit t at í suðuroi har evu kommunurnar kanska arbeitt við at fáa ein part yvi netið bara gjárta sjálvboðin eg haldi t tað vera týdningarmikið at mann kannaði møguleikar fyri at kunna kompinera taðeitt sindur mann møgulist segði tann eina dagin á netinum soleiðis at tað føldist lættari tí tað eru ofta tey sum hava arbeitt sum hjálpa faktiskt at huga tikið eina hjálparaútbúgving so so er tað ofta familjur og tí kundi mann kanska hugsast um kanska mánadagurin kundi verið á neti ella kanska at mann ger tað kanska eit lítið sindur øðrvísi eitt líti sindur alternativt innan fyri fleiri økir fyri at skapa áhuga og eg haldi visti nú visti vit hugsa um okkara granna land danmark sum vit ofta samanlukna okkum við so hava tey í danmark eitt sum eitur umseta til føroyskt námsfrøðingarpakka tað er ein pakki við fýra fakum í sum í staðin fyri miðnámsútbúgving teir bjóða akkurát sum nøkur onnur ting afturat fyri at gera etð interessant fyri enn fleiri borgara tí vit vita væl at at miðnámsútbúgving er sletti ikki so løtt fyri fyri øll fólk eg kenni fleiri ung sum er farin niður at taka hendan pakkan so taka tey nátsrøðingstbúgvingna niðri og so hava tey longu verið hesi her hesi her seks kanska fýra fimm seks árini og hava fingið eitt tilknýti til danmark kom mann soú ikki aftur her tí har er so sanniliga eisini brúk fyri hví kunnu vit ikki seta nátsfrøðingarpakka men tey lýsa við tíg sum eitt tilboð vit siga ja men mann kann bara taka einkult fak nei tað er ikki tað sama at ganga á miðnámsskúlanum á kambsdali úta í havn og taka eitt eoinkult fak og skilja seg burtur úr fjøldini so er tað spurningur hví tekkur tú bara hetta her staðin fyri tú ert í einum sovorðnar systemi vit bjóða tað fram og tað manglar og tí fara fleiri niður tí tað ikki megnar so væl rokningina til dømis og tað er ikki ett krav so staðin fyri at gera tað lættari fyri eina størri broydd av borgarum ungdómur sum ikki klára tólv tølini hava vit forfá tilboð til og tað er øgiliga viktigt at tey tí tey kundu vera megnar starvsfólk á hesum økinum og nógvum øðrum økjum vit skulu bara duga at lofta eitt annað sum eg eisini hugsi um sum er intersant í hesum her tað er tað breytirnar sum vit hava í tíggjunda flokkium vit royndu tað inni í okkara kommunu í sambandi við nánd at hava eina heilsubreyt hon bleiv so ikki í ár upá grundi at mann hevði settá skinnarar for skjótt tí at nánd var klárt at vera so bjóðað nond at vera við í átakinum og bjóðar at hava praktikk hjá hesunher tíggjunda flokk og so gera mann eítt felag mannkundi eisini havt eina námsfrøðingarbreyt hvat skal vera vegin vit fylla tíggjunda flokk við ymiskum breytum hví hugsa vit ikki fyrr í hesar vanaðirnar havt eina námsfrøðingarbreyt bjóða hantann har námsfrøðinga pakkan út so vildu kanska nøkur av teimum sæð enn fleiri eina vifta møguleikum staðin fyri bara at síggja forðingar tí tey sum ikki megna miðnám og tey eru ikki so ikki so fá skal eg heilsa og siga tey royna at kanska at finna annað en vit hava so alvorliga brúk fyri taðtíð inan fyri okkara øki ella innan fyð hetta øki sum vit tíðin gongur skjótt har kundi mann møgulvíst sagt tað t tey sum eru hjálparfólk í dag ikki skuldu søkt hálvt áragangin men møgulíst verið sikraði trýáraskeið vit vit hava so brúk fyri teimum og tað at skula søkja til eitt hálvt ár gangin tað skapar beinanvegin mátivatiónin er ikki so góð tá i er galdan fyri seks mánaðir hví hevi ikki hugsað tað at mann kanska hyggur uppá handa brøkin eg veit at hetta bleivir beina viðbrekið innan fiði fakfeløgini men tað kundi verið ein ein yvirgangstíð lat okkum hyggja upp á brøkin kanska í tey fimm næstu árini soleiðis at tit sum eru innan fyri hetta her tit eru sikkrar efte fimmnastu áðrenn tit og so kansn man beginnas at selja og bjóðað fram altso at fáa tey kanska at fara í holt við hjálpfyr illa illa tað at tey føla eg fái eitt eitt pappír upp á at eg kann nøkur ting egeri tryggja í mínum starvi vit kanska koyra brøkin á trýss fjøruti staðin fyri tveir triðingar eintriðing ella vit tora at hyggja upp á tær haldi at vit vit eru í føroyum haldi er alt alt ov stirvin at hygja ept um boksina og vit sita bara og klárar okkum nakkan m manglar ein rúgva av fólki allastaðni prøva flutt prikkarnar lítsindur øðrvísi líkasum tey gera lært av okkara grannalondunum ikki og tað at tey føla tað at gott nokk eri eg hjálparfólk ella og eg arbeiði har men eg hvi arbeitt í fimtan ár eg arbeitt í tjúgu ár og eg eg megni eina rúgvu tann at fáa ta virðingina sum liggur aftanfyri hon er so týdningarmikil og og nógv av hasum fólkunum saman við bæði hjálparfólk og og vanligu pedagogar tað eru gullvernd fyri okkara fyri okkara samfelag tí tey sum gera tað møguligt hjá okkara fólki at fara út á arbeiðslássi so tað er og tey eru øgiliga øgiliga sperd beint nú men tað eru hesi tvey árini øgiliga sperd øgiliga troytt nógv av teimum og eg haldi at kommunurnar eru eisini øgiliga opnar fyri at at royna at at spyrja inn til normeringar royna tað htað havui øllum førum gjørt hji okkum
tíðin gongur øgiliga skjótt takk fyri frá forkvøldi ja takk her
íi fleiri viðmerkingar rósa samelsen ger so væl takk fyri harra formaður tað var rættiliga ni áhugaverd framløga hjá edva jacobsen kom eina øgiliga nógvar ymiskar vinklar sum kanska ikk hava sett orð á eini her fyrr men allíka vil eg spyrja um hett her uppskotið leggur upp til atmnn skal hava tvær útbúgvingar tá ið hetta málið var í trivnaðarnevndini seinast tá var tað nemligat frá setrinum bleiv sagt at um tað var um tað var rætt at mann tókog hevði tvær ymiskar útbúgvingar ella sananfyri mann samlaði øll sum kundu koyra heldur koyra tað út í í í greinara tí at innan fyri ddagsavnøki har eru øgiliga nógv sernámsfrøðilig sernámsfrøðiligur uppgávur og hvat fær hvat fær málbólkar also hvat fer slag at starvsfólk skal so koyra inn altso tað tað sum er viktigt er tað at tað er tann tann tann tann útbúgvingin sum starvsfólk á dagstovna økjnum av er øgiligani breið tí tað er so ymiskt hvussu børnini eru fyri so at eg vl siga tað at tað er ein sernámsfrøðilig uppgáv
og eisini inni á dasanøkinum
ja takk edvar jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna hatta er nemliga ein ein áhugaverd og týdningarmikil vinkul sum rósa samelsen kemur inn á vit tosa alla um set so tíðliga inn sum til ber og tað vita vit at jú skjótari mann fær t vinklað tað í einum so skjótt sum a barnið og vaksto vista er at tað verður stimbrað innan fyri sítt øki og tað er øgiliga blandað innan fyri allar barnagarðar og vøggustovur er eisini innanfyri serøki og tí tí skal mann virkuligani og tí havi vit ikki fingið lagt tað fram hvat hesin her bólkurin er komin til men tey hava hugt millum annað upp á hattar har hvar liggur tørvurin hvar liggur normeringin og tí er øgiliga spent uppá at síggja tað og tað er kanska eisini tí at landsstýrismaðurin hevur valt hesa sum ta síðstu prioriteringina so kann mann altíð snakka um gott illa ringt men tað var tí tað eru so nógvar spurningar hesum viðvíkjandi tí at náat fara ella hitt tú hevr brúk fyri alt á øllum støðum men kanska mann byrjar í senn og so deilir upp eg veit ikki ordiliga men men hatta har kemur kemur kanska
tað verða eitt av hesum her sum vit koma at hoyra um frá hasum bólkinum ja takk
so er tað djóni nolsø joensen ja takk fyri frú forkvinna ja ja hugleiðingar frá edva jacobsen ø eg havi tvey líkasum annað er eitt sindur jaligt og hita eitt sindur neiligt taðmeira jaliga er tað at aso edvar jacobsen er inni á hetta her við nevnir eitt dømi um námsfrøðingabreyt á í fólkaskúlanum haldi eg er eitt gott hugskot at mann longu tá byrjar at tosa um og tað er eisini við til at broyta ein hugburð til at vit í føroyum skulu til at tosa um at tað er tað námsfrøðiliga økið ella tað tað fakið sum er tað berandi og av røðuni hjá edvurd veit eg blívi eitt sindur ósikkur upp á um hvat er um um hon heldur eisini tað at tað er námsfrøðingurin sum líkasum leggur støði fyri arbeiðinum við børnum tí at tað eiga vit að stremba ímóti gog tað eigur at vera í øllum øðr líkasum í øllum øðrum arbeiðum ella fakbólkum so er tað so er tað líkasum tað sum eigurat veða tað beandi k

ja takk edvard jakobsen ger so væl takk fyri frá forkvinna ja kanska djóni násti joensen ivasta sindur í hesum her vitum námsfrí hjá mær eingin ivi í tí at tað skal til eg meini bara nú snakka eftir frá realitetinum sum hann er í dag og hann er jú tað at tað eru ov nógv nógvir hjálpara hvussu ger mann so tað fleksibilist tað hug at taka eina útbúgving ella taka eitt skeið og har meini eg mann skal vera meiri fleksibil inn á setrið at kanska kombinera ikki eftir ella er altíð men men teimum hevur hendan brokin sum hann er lat okkum fáa tað besta burturúr og ja eg eri líka ótalan sum sum djóni í hesum er at spurt fleiri fyri inn til og nær vit fáa eitt sær tveir flokkarnar spurdu eisini at høvda síðst spðst spurt eg havi spurt inn til tí dag so eg kann seta meg inn til í eitt hirði dag nú simast tá ið bólkurin er liðugur mann kemur við tí og mann er faktiskt klárur millum setrið og og námsfrøði ella og útbúgvingardeildina hjá mentamálaráðnum so er tað líka tað um mann hevði megnað aftan á summarferðina tað hevði mær dámað best men øllum førum í komandi ár eg vóni at tey kanska burtur til at flutna høgru
krónur sum mann kunnu starta við tí aftaná summarferðini
ja takk so er tað siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi t hevur týdning hetta her við fleksibiliteti og skipanini altso bæði tað at mann kanska er meira fleksibul soeis at útbúgvingin kanska ein ein lítil partur kanska er yvir netið at tú hevur møguleika at luttaka um tú ikki altíð er fysiskt til staðar tað kundi hjálpta um hjá nøkrum men eisini hett her við at hokur hava jú fingið eina námshjálparaútbúgving nú og at mann eisini hjálpir teimum næmingunum at fáa tey fakini sum mangla í soeist at tey eisini kunna fara víðari í útbúgvar seg tí tað er ikki rætt sum sum er gjørt nakrar ferðir í síðstini at nakrar útbúgvingar ikki kunna fara víðari og tí at tí ati tað blívur eitt problem vissu fólk aksum stranda í skipanini tað má vera soleis at vis tú begyntur innan fyrieitt fakøki at so tú kanst forseta við at at menna teg innan fyri tað so tað tað haldi eg gussunakað at arbeiða við og og alla eydnu við at at koyra um
tór at fáa ein klass afturat
ja takk edva jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvina eg komi nemm ikki á att har við námshjálparútbúgvingini í danmark eitur avs pdagogaskstent udansi og hon føri víðari til námsfrøðinga búgving beinleiðis hon hevur tey fakini inni í sum skulu til og tað haldi eg er óheppið so er tað nógv fræa nátsfrøðiútbúgvinin var ein var eitt hálvt ár meir um mannhevði allan pakkan soleiðis at tey sum vildu velja vit hava for nógva tíð tá ið vit seta útbúgvingar í stovn at so kunnu vit ikki fara beinleiðis víðari og nógv ver endaði í tí klemmuni har at tey mangla tvey fak so visti mann heldur gjørdi tað at úliru kan man velja entini at taka miðnám ella tekman pedagogasstent illa hendanher hjálpa hjálpaella námsfrøðiliga pakkan og tá hevur tú bara eina nógv størri viftu av møguleikum og og og tað er lað viktigt at vit tosa tosa fakið upp og ikki tosa tað niður
takk fyri frá forkvin ja takk næsta røða er siri steinberg
hetta eru triðju ferð okur royna okum við einum uppskoti um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og inntil víðari er tað so ikki komið glaði á men okur vóna sjálvandi enn at tað fer at henda nú ber tað ikki til at spyrja landsstýrismannin hvussu langt tað arbeiðið er komið tá i hann ikki er her okur hava eisini havt uppskot fyrr um at útbúgva sjúkrarøktarfrøðingar heilsurøktarar og heilsuhjálparar og tað sum er er gott tað er so tað at mann er komin har til at mann hevur tikið ein flokk av sjúkrarøktarfrøðingum inn tað manglar statvekk hinar bólkarnar tá ið okur hava biðið um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar tá kom øgiliga greitt fram í nevndini tá at tað handlaði eisini um onnur ting enn bara at útbúgva fleiri tað handlaði eisini um normeringar og løn og arbeiðsumstøður og arbeiðsviku og alt tað og tí broytti okur uppskotið og prøvaði so fyrr í ár at koma við einari heildarætlan sum skuldi akkursum strekkja seg yvir øll tey tingini sum er partur av at fara útbúgva fleiri men tað fall so eisini í gjár so skipaði okur fyri í einum rættiliga stórum fundi í almennum fundi um tað starvsfólkatrotið sum er innan fyri vælferðarøki og tað er einki at taka seg aftur í at tá ið tað kemur til námsfrøðiliga øki og eisini partvís eldraøki men nú taki eg námsfrøðiliga øki so kann mann siga tað at mann hevur leingi snakkað um at støðan er vánalig men mann er komin hartil nú at tað er faktiskt ein kreppa úti á dagstovna økinum og tað hevur sjálvandi stóra ávirkan taur stóra ávirkan á starvsfólkini tað skapar strongd fólk flýggja frá støðum har tey føla tað tey ikki strekkja til og strongd veit mann eisini elvið til sjúkrameldingar og annað tað hevur eisini stóra ávirkan á børnini og tað er kanska tann parturin sum mann hevur umrøtt allarminst hvussu man barnið hava tað tá ið tað veit at ella tað fer at fornemmilsi í hvørfall av at nú slapp mamma ikki til arbeiðis í dag ella pappa ella ella hvør tað so er tey hava ong onga rødd at gera vart við seg men men gera vart við seg kanska upp á aðrar mátar so at tann partin eigur at lýsa nógv meira h hvussu hevur kannska tann við sálarsjúkudag viðse tað er óstøðug starvsfólk sum arbeiða ella manglandi starvsfólk ellaeingi hvussu hevur tann við menningartarruni ella brekidag ella tann sum býr á barnaheiminum ella hvar tað nú er tey hava brúk fyri námsfrøðingum tann partin eigur at hyggja nógv næðri uppá og sjálvandi hvussu hevur samfelagið dag tá ið fólk ikki sleppa til arbeiðis okur síggja í løtuni at fólk fáa at vitað tað er serliga í í miðstaðarøkinum á støðan er so ring hunn g yvirhøvur ikki ring allastaðni á landinum skal skunda mer at siga tað er sera ymiskt men samanumtikið manglar tað fleiri hundrað til tey næstu árini men men í tí løtu at hesi her størvini ikki eru sett tá er alt samfelagið í vanda tí at tey eru í grundarlagi undir arbeiðsmarknaðinum tá foreldur ikki sleppa til arbeiðis tí at dagstovnar ikki eru opnir so sigur tað seg sjálvt at samfelagið fer at líga last av tí møguligast sit í einum kommunu áðrenn eg kom her inn og tað eina sum okur gjørdu tað var at seta á stovn a fjarlestrar depil tí tað varð virkað øgiliga trupult at fáa í gongd eina netútbúgving í føroyum tá fekk mann so útbúgvið eitt holvd av námsfrøðingum og nógv av teimum sum tóku ta útbúgvingina høvdu arbeitt í fleiri ár sum hjálparfólk áðrenn so tað ber eisini til hjá kommununum at at royna at gera nøkur ting tað verða útbúnu ella tiknir inn fimmogtretivu námsfrøðingar um árið og tað er sjálvandi ikki nøktandi heldur ikki mun til bara ta talið sum fer frá tað er ein tann týdningarmesta útbúgvingin yvirhøvur er at vera námsfrøðingur tað at menna og menta børnini og vera um tey tey minstu børnini krevja tey bestu útbúnu starvsfólkini tað er í onga løtu í iva um tað er í teimum fyrstu barnaárunum á grundarlagi undir menningini hjá børnunum verður líkt og er barnið ikki í tryggum sorganarliðum og mennandi kurmum tíðliga so kann tað koma til at betala fyri tað seinni í lívinum og tað eru eisini gjørdar stórar kanningar eisini hjá usd nú skal mann ikki gera alt upp í pengum men vistimann hyggur eftir husunógvar pengar mann investerar í menniskjur seinni í lívinum so er tað nokk so tíðr upp á tað at mann fær einki burturúr tí men mann skal invistera pengar í børn tíðliga í lívinum og tað er við við góðari fakligari hjálp so tíðliga í lívinum sum gjørligt og tí prøvakur enn einaferð at leggja fram eitt uppskot um at fáa útbúgv fleiri námsfrøðingar og í tí liggur eisini at fáa hugt eftir um útbúgvingin ikki eigur at verða deild upp í tveir partar og sjálvandi er tað einki til hindursfyri hjo ku skulger ikki farin inn og planleggja hvussu ella at siga hvussu ein útbúgving skal vera planlíkt men tað átti ikki a verið nakar til hindurs fyri at til dømis at at tað fyrsta árið var felags og at mann so deildi seg út á ymiskar geirar og kanska kann hava fleiri fak saman men tað er alsttørvur á at fáa útbúgvin fleiri námsfrøðingar sum kunna røkja tær tænastur sum eru og sum eisini koma komandi árini og tað er báði hjá kommununum men tað eisini hjá landinum tað verður bygt eisini nýggjur stovnar serstovnar sum eisini krevja nýggjar kompetansir og hetta er ein átrokandi tørvur og út frá tí fundinum sum o kríddi í gjárkvøldið so so var tað einki sum týddi upp á tann tørvurin fór at minka og okur hava tíbetri fólkavøkstur og fert tú ikki hjálpt við nokk av námsfrøðingum so so steðgar sjálvandi eisini fólkavøksturin tí visti tú ikki fær í børnini í ein góðan dagstovn so sleppur tú heldur ikkitil arbeiðis o so fert tú ikki at flyta har til so tað er tað er alvorligt og okur hoyra javnað neyðaróp frá foreldrum frá frá stovnsleiðarum og øðrum sum vara av tí atað so stórur mangul upp á starvsfólk og eg haldi at eg veit ikki umtað er meir enn veir dagar síðan tann síðsta mamman var í diroviku og fortaldu frá hvussu trupult tað var at mann fekk at vita at onkrar dagar lukkað stovnarnir áðrenntíð og onkran tag finn mansn slett ikki børnini inn og okur hava eisini hoyrt grátandi námsfrøðingar í í kringvarpinum um um hvussu trupult støðan er so her er ein álvarsom støða tí at tær dagligu tænasturnar eru bæði ávirkaðar og eisini skerdar og eg havi eisini sjálv prøvað havt onkrar spurningar frammi um til dømis fólk sum hava brúk fyri stuðli sum hava brúk fyri at fáa ein pedagogiskan stuðul heim sum sum hava eitthvørt sum ger tað har hevur svarið verið ja at tey eru visiteraði og hava eru mett at at tað er ein stuðul sum kann hjálpa teimum men okur kunnu einki tilboð bjóðað tí at okur hava ikki nakran sum kann átaka sær uppgávuna og eg veit eisini at fólk sum hava fingið stuðul at taðvur stór útskifting og tað evrð verið lítil konternitetur í og taðer kanska gjørt støðuna hjá fólki sum er illa fyri frammanundan nógv nógv verri enn om pihøvdist tað verið visti tú hevði stabil fakliga kompetent starvsfólk um teg alla tíðina so hetta her er eitt alvorligt mál eitt sum okur kanska ikki hugsa inn í hendan problematikkin tað er tað sum ur eitt annað mál sum okur ofta viðgera tað er hetta her hvussu tað ber til at at tað blíva við at vera so nógv børn ella talið veksur á børnum sum verða ávíst til soguatska depilinum millum annað og hví er tað so nógv sum sum mistrívast kanska ein partur av orsøkini eisini kann finnast í at eg fór nógvur ófriður rundanum tað økið sum la ellars skuldi verið tað sum tók hongd um og og mentu tey í í teirra fyrstu árum kanska er ein partur av orsøkini har tað er hvussu r eingin ivi um míni sál um at tað at hava faklig skikkaði fólk um burnini tíðliga í lívinum er ein tann størsta íløgan tú kann gera tá ið okur viðgjørdi hetta uppskotið seinast tá kom tað fram tað at taðn manglaði trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar bara til at liva upp til tað kravið sum er í dagstovna lógini og tað er eingin ivi um at tað talið kanska bara er váksið so tað gongur ikki rættan veg og hetta er eitt lágarkrav og allíkavæl so hendir einki og spurningurn er um okur høvdu góðtikið tað á nøkrum øðrum øki høvdu okur sum løgting bara sitið og ikki tikið eyka flokkar inn og gjørt nakað við støðuna viðsokur visti tað at tað var bara ein triðingur av læraranum sum høvdi útbúgving ella vist ta var bara ein triðingur av sjúkrarøktarfrøðingunum sum høvdi útbúgving høvdu tykur góðtikið tað tí tykur aldrin í lívinum gjørt men tað er eitt annað við at í í hesari støðuni hevur mann latið standa til og tað haldi eg er nokk so álvarsamt og og tað er nokk av umsøkjarum visti mann hyggur eftir vussunógv søki inn so er tað nøkurlunda sama tal sum søkir til sjúkrarættarfrøðing sum sum søkir tilnámsfrøðing so tað er grundarlag fyri fyri fleiri so tað er tað er bara koma í gongd og tað er ikki neyðugt at bíða eftir einum arbeiði sum landsstýrið ger tí at mann kann gott gera beði mann kann gott fara í gongd fyri at útbúgva fleiri samstundis sum mann saman við kommununim hyggur eftir hvussu mann ellar skapa ta batar á hesum her økinum tí tað ber væl til at arbeiða fleiri frontim í senn og tað verður kur noydd til tí okur eru ikki í eini vanligari støðu okur eru eini kreppustøðu
tá ð tað kemur til tað pedagogisk økið takk fyri tíðin farin ja takk so er tað
jóni nolsø joensen ja takk fyri og ja tað er púra óskiljandi atmann ikki longu hevur tikið e ein n flokk av pedagogum upp tí mann heu havt allar møguleikar og tíðin eisini til at gera tað og ja eg eg havi bara tamann skilu ikki og tí tí haldi tað er fínt at at tjóðveldið leggur eitt líkt uppskot fram sum vit stuðla hundrað prosent at vit ongantíð for skjótt fáa tann flokkin líkasum á á á á breddan øh men tá ið siristenberg nevnir hett her við bíilistanum øsum eg haldi eisini eitt ávíst áhugavert kjak í sær sjálvum heta her við at at tá tú ikki kanska gert tær neyðugu íløgurnar í barnið so so er tað ein forvanningur til barnið í dag um at levera ella ella prógva ella vera eitt tal ella tú skalt náa ta av tað vit fara longur longur burtur frá tí sum tað eitur atispæli tað at vera saman umsorgan og bara at vera til og og og og vera í núunnu vera saman vit fara longur longur
her er eisini við til at ávirka støðunateimum mann
ja takk siristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja eg haldi eisini tað er nokk so undarligt at mann ikki hevur sett ein flokk afturat eg eg meini at landsstýrismaðurin segði at hann ætlaði at gera tað so tað má fara at koma øh tá ið tað kemur til heta her við ávísing til sokualskra depilin ja eg geri mær mínar tankar um at at hendan her støðan kann ávirka eisini men sjálvandi er tað eisini onnur ting sum ávirka og tey krøvini sum eru til børn er eisini púra órímilig børn skula spæla og læra at vera í tættum relatiónum tí tað er gjøgnum tað at tey menna seg víðari og tí hevur barnagarðin so ótrúliga stóran týdning eisini fyri hvussu teiy menna teir førleikarnar tí ta teir førleikarnar sum eisini eru avgerani fyri hvussu at koma a klára eina skúlagongd og at vaksna lív seinni so tað tað hevur alt at siga at at at attann støðan er góð tíðliga í lívinum so at
hetta er eitt vektigt arbeiði
ja takk so er tað edva jakobsen ger so væl fyri frú forkvinna ja nú setti mann sær fyri seg at hava hava dupult av sjúkraøktarfrøðingum og heilsurøktarum og námsfrøðingum so so kann mann kanska taka diskusiónina upp og rekifylgjann eg roytt sum lana maðurin er sagt men men kanska gloymir bygdini verur nokk so stórur og og heilsurøktara kemur í gongd í ár og og hann setti eitt arbeiði í gongd og sum eg verðið liðug men tey vóru ikki klár át fróðskaparseg til at hava tveir námsfrøðingar lokkar men tað haldi eg við at koma á pláss men so er tað bara tað um um okniveðurin er til at seta teir báðar í senn hatta er so eintebaiman má taka upp og eisini hoyra tá ið vit fara t hava tað fyri í nevndunum me tað sum eg eisini vr inni á mínari røðu visti mann skal hava fleiri so mugu vit eisinih eina hugburðsbroyting inn til hvat vit meta at fólk kanska kunnu eggjast til at at lesa soleiðis at og og tosis málini upp bæði innanfyri fólkaskúla og miðnám og aðrastaðni soleiðis at onkur ungdómur kanska eisini blívur spentur í att
bara á hetta økið takk fyri
ja takk siristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna og takk til edvar jacobsen eg haldi tað er heilt ótrúliga gott at mann hevur tikið ein eyka flokk av sjúkrafrøðingum tað fer fer alt okara samfelag at fáa gleði ao tað er slett eingin ivi um tað og tá ið tað kemur til námsfrøðingar sum okur bara vóna at tað kemur og tað er eisini púra rætt at soleiðis sum støðan er í løtuni at man man bara hoyrir um hvussu trupult tað er innan fyri hetta her øki tað er kanska ikki so eggjandi hjá ungum fólki at søkja till men mann ser allíkavæl at talið av umsóknum er høgt tað er so mikið høgt at tað er pláss til teir tveir klassar ha so at tað er ikki ikki verri enn tað men sjálvandi skul evur tosahettað fakið upp tí hetta e eitt tað mest týdningarmikla fakið sum yvirhøvur er og og tað tað tað kann mann ikki siga nóg ofta men tað er ikki so løgið at at at tað verður forbundið við at at tað ikki ofta hevur høga ting tí at tí at tað er nógv sum meta tað aftur í lønini so har eru fleiri onnur ting eisini hyggja eftir
hetta er ímillum tey langslíntu sturvini takk fyri
ja takk so erta hervør polstóttir ger sovæl eg haldi a tað er nokk so áhugavert tað sum sigur kom inn akkurát nú og eisini í síðstu sínari røðu í mun til hettahr við at vit skulu snakka hesi fakini upp men tá ið støðan er sum hon er lønin er lág arbeiðsumstøðurnar eru ikki góðar vit góðtaka at fakligeitirin ikki er til staðar so kunnu tað kann tað kanska skiljast sum tit noyðast ikki at útbúgva tykkum til hetta onnur kunnu orðna tað sum ikki hava fakligheitina so er tað ikki sum um at vit egentiliga seta hesi fakini høgt vit skulu ikki snakka tað upp vit skulu seta
hatta høgt takk fyri
jger so væl takk fyri frá forhvinna ja o kunna ikki bara okkum gott royna at tosa tað upp men okur mugu gera tað okkr mugu handla upp á tað og tað sum er í løtuni er við at lønin er lág og okur góðtaka heisa her manglandi fakligheitina sum okur ikki høvdu gjørt innan fyri nakað annað økið nær spyrja okur okum sjálvi her inni hvat eta okur bjóða børnunum altso hvat eta og hvat eta hma bjóða fólki sum sum hava fingið at vita at tú herur rættiligan stuðul men tú fær ongan tí eingin er okur era heilt øðrum protematikki nøgvr vóru fyrá nøkrum árum síðan tá mann klarmær pengar nú manglar mann fólk tað er fullstandri at menda høvdið sjálvandi túmum ongantíð nokk av pengar tí ikkihfevast at skilja men fór nøkur árum síðan so so kundi mann ikki gera nøkur ting tí at pengarn ikki fóru til staðar men tað hava teir so verið tað síðstu árini men nú eru fólkini ikki til staðar tí tað var valt at fara avstað har lønini
so tað má mann eisini ikki eftir ja takk
næsta røða er steffan klein poulsen gersovæl

lat meg byrja við at siga at at landsstýrismaðurin hann arbeiðir við júst hesum málinum og og har eru tað tvey ting sum eg skilji ta tað eina er at at mann greinar tørvin og vit kenna sjálvandi øll til yvirorðnað til henda trupulleikan vit hoyra um tað ddagliga í í fjølmiðlunum meni sum eg skilji tað so hevur mann samlað ein bólk við øllum viðkomandi fakbólkum og og so framvegis sum útgreinar hendan hesa avbjóðingina sum búskaparráðið eisini vísti á í fjør halda tað var og og tey koma so nokk við við tilmælum og til altso ítøkiligum tilmælim forstilliga mær og og almenningurin fer nokk at fáa eina framløgu

og tá ið tað kemur til tað sum uppskotið eisin vísir til at at fáa fleiri námsfrøðingar so haldi eg eisini at hetta er upp á tal at at fáa tvær útbúgvingar ein sum er málrættað eftir dagrøktini og hin tað kemur sum kemur snýr seg um sernámsfrøði

haldi eg heri faktisktbara ein spurningur um raðfesting eg haldi mann er komin har til at aer er klárt at seta í verk men mitt er ikki á fíggjarlógini í ár so tað má ein eykahjáttan til visti tað skal gerast ella mhan velja raðfesta tað í fíggjarlógini fyri tvey

men eg havi tosað við landsstýrismannin um hetta og og hann sigur seg arbeiða við málinum og eg havi hug at koma inn á tað sama sum ejinsakhareasen og etvar jacobsen millum annað varu inniá hog tað er hetta her hesar kvoturnar sum settahar á fyri hjálparfólk og námsfrøðingareg

ímeðan tey hava í í sáttmála ella ja í sáttmála rætt til tveir triðingar av størvunum so tað er so ræðuliga langt upp til teir teir tveir triðingarnir mann kemur líka upp um ein triðing og hetta føroyrskt við sær at hjálparfólkini hava øgiliga ótrygv størv og tað skuldu søkja av nýggjum í heilum og tú skalt vera rættiliga leingi í skipanini ella nokk so heldur at visti tú skal verða andsettir fastansettir sum hjálparfólk og og har eri e púra samdur um at mann burdi kunnað justerað nøkur ting soleiðis at hjálparfólkini finguð betri treytir og og eina hægri trivnað og og og tað vildi møguligani fórt til ella allarhelst fórt til at at mann fekk fleiri fólk til námsfrøðiliga arbeiði annars sjálvt um tað er hjálparfólk sum sum kundu

er ongantíð betri at at fólk útbúgva seg og og hava eina hava ein fakliga kunnleika til til tað arbeiðið tey útføra ømen men eg hug at spyrja um um tað er neyðugt at øll blíva námsfrøðingar og og hinvegin haldi eg tá mann arbeiðir í hesum økinum so er í summum førum er tað tað allarviktigasta at mann at mann tímir og dugir at arbeiða við menniskjum og børnum og og tað trúgvi eg at námsfrøðingar nei orsaka hjálparfólk klára í ein stóran mun akkurátlíka væl sum námsfrøðingar hóast tað er ein fyrimunur at hava ein stóra fyrimunur at hava útbúgvingina og og edva jacobsen lýsti øgiliga væl ella vísti á hetta her altso koma vit nakrantíð upp á hesi tveir tveir triðingarnir tá vit liggja niðri á sjeyogtretivu prosentum tað er so ræðiliga ræðiliga ræðliga langt frá tí eisini um seta ein flokk afturat soso so tosaðu tú um nógv nógv ár fyrstilli mær áðren mann kemur mær til so eg hugsi hví man ikki kann loysa eitt sindur upp her og og sjálvandi lata hesir altsu tey ófaklighordu og faklighørdu samstarva væl tað tað gera tey eg kenni kanska mest til dagrøktina men tað gera tey uttan iva men hendan ásetingin ger tað nokk so keðiligt hjá fleiri hjálparfólkum sum skulu søkja fyri hvørt hálv ár

og og til seinast sum hava gjørt so ofta fyrr so haldi eg eisini at mann eigur og skal tora at hyggja eftir alternativum loysnum hvussu kann mann lætta um hetta trýstið og har haldi eg at vit sleppa ikki uttanum amboðið har pengarnir fylgja barninum sum faktiskt er brúkt aðrastaðni tað komið inná men tað snýr seg um eina heimild til kommunurnar og tá vit hava ein so høgan skatt tá vit hava ja høgan skatt og skrúva samfelagið sama pá á hendan mátan sum geras so langt tað upp til eitt ávíst gerandismynstur har bæði foreldur fara til arbeiðis og børnini fara í vøggustøðu frá tí tey eru øgiliga øgiliga lítil og og eg haldi at tað er nógv sum bendir á at børnini hava faktiskt gott av at vera heima serliga tey fyrstu árini og tí haldi eg at hendan heimildin kundi komið væl við til akkurát tað men ikki minst fyri at loysa ella lætta um tað tað stóra trýstið sum er og tað snýr seg bara um eina heimild til kommunurnar har ter sjálvar seta eitt beløpa er tað tað er tað sum eg hugsi og ter sjálvur seta áralongdina og vit kundu eisini avmarka heimildina til at siga jamen hendan heimildin kann bara brúkast til børnini frá tí at að eru null til tvey ár og sum eitt nú vildi dekka vøkgustøðualdurin og hetta er ikki eitt óbrúkt amboð tí at visuvit hyggja til danmark og eg leitaði mær eina grein upp sum var frá tvey túsund og tveyogtjúgu fyri at fáa nøkur fagt upp á pláss so er tað rættiliga nógvar kommunur sum bjóða hetta her í danmark og og tað er altog tey sum passa børnini heima ella ella senda børn aðrastaðni tey fáa eina upphædd frá kommununi sum er heilt niðri frá fimtan hundrað og upp til sjey túsund krónur so tað varierar øgiliga nógv

einogtrýss kommunur sum sum lata pengarnar fylgja barnið frá tí tæ null til tvey ár og tá er tað fyri so alt siga allar kommunur eitt hægri beløp í mun til tá ið børnini eru frá trý til fimm ár tí har ertað eisini nakrar kommunur einogfjøruti tveir triðingar av teimum kommununum sum annars lata til tey børnini sum eru null til tvey ár og tá er tað eitt lægri beløp og og tað varierari rættiliga nógv frá kommunu til kommunun

vit her í løgtinginum eiga at umhugsa og burdi givið kommununa hesa heimildina og tað stendur eisini í samgonguskjalinum og tað sum mann hevur brúkt nógv orku uppá tað er at finna útav yvirhøvur hvør hvør landsstýrismaður ella hhvat er skal gera hesa lógina og og og har havi g fingið upplýst at tað er almannaráðið og tí vil bara hoyta á sólvun nólsoy at at seta gongd á ta arbeiðið og og lýsa tað tað skal sjálvandi lýsast væl tí tað er so ræðiliga nógv arspektir í tí men eg trúgvi at at tað kundi bliva ett gott amboð hjá kommununi havt sum tær faktiskt leppa at stúra sjálvar summar vildi kanska slettik gjørt brúk av tí sum n í ein lítlan mun og aðrar stórran mun og vit kundu

til tvey ár ella mann kundi eisini gjørt hana víðari men alt eftir hvat mann kann finna eina politisku semju um so eg haldi t vit skul ikki ræðast at hyggja eftir alternativu loysninum men sum sagt landsstýrismaðurin hann arbeiðir við at útbúgva fleiri at fáa fleiri útbúgvin og møguliga at deila tað upp øki verður útgreinað tí tað er ein tað er ein ógvusliga stórur eftirspurningur eftir starvsfólkum her og so er tað hesin eini triðingurin og sum er settur til hjálparfólk og tveir triðingar til lámbsfrøðingar sum eg haldi lasi tað eisini eitt sindur fast óneyðugt at fæst men vsu man im summarett lítið sindur út so er tað j eitt kolusalt trýst á arbeiðsmarknaðin generelt so tað er ikki nøkur neym loys tð er ikki nakað kvikkvikk sum vit kunu koma við her og nú men eg haldi at at tær alternativu loysninar eiga eisini at verða tiknar í betrætning í hesum samanhangin
takk fyri frú forkunnug
ja takk edva jakobsen eina viðmerking takk fyri frá forkvinna ja akkurát tað er her við at hjálparfólk og námsfrøðingar eg segði tær eina røðu tá var viðvíkjandi innan fyri eldraøkið og so vit søgdu tað at eldraøkið allir stovnar og allir barnagarðar og allir vøggustovar øll hjálparfólkini høvdu farið heim í dag so mann líka hugsaður hvat so er hent alt tað er lukkað tað sigur bara um týdningin av einum blanda at hjálpa tað eru gullverd fyri alt hetta økið út í fingarspísjum sjálvandi at útbúgvingarnir koma har arbeiðið lasturt mær kom rættiliga langt við tí og tað at vit fáa tveir flokkar er fantastiskt tí økið bara blívur størri og størri fleiri stovnar fleiri barnagar men gera eina kombinatión hugsa tú um boksina kanska broyta prosentið

ja takk fyri steffan klein poulsen ja frú forkina eg haldi tað er øgiliga viktigt at vit ikki seta hesir bólkarnar upp óneyðuga nógv upp ímóti hvørjum øðrum tí vit hava brúk fyri hjálparfólkunum vit hava brúk fyri námsfrøðingunum brúk fyri at at at so nógv sum møguligt fáa sær útbúgving á økinum øhmen eg haldi t tað kann blíva for fastlast og tað haldi eg at tað er tað mann sigur tveir triðingar og og ikki gevur hjálparfólkunum betri treytir enn enn hvat tey hava í dag viðvíkjandi at at blíva sett í starv at at søkja hvørt hálvár er er nógv for nógv eftir mínum tykki og ja landstýrismaðurin arbeiðirvið málinum eisini við at útbúgva fleiri tað erikk solis at vit eru mótir í tí men samstundis vil eg bara vísa á alternativar loysnir tað e ikki at seta tingina upp hvørjum øðrum men tað erin spurningur um um eg ikki skuldi tikið fleiri amboð burturúr
upp úr amboðskassan
ja takk so er tað hervør polstóttir takk fyri eg ætliði at bara at spyrja steffan klein poulsen hann nevnir at at tað pengarnir um pengarnir fylgdu barninð kundi tað vera við til at loysti pressið sum er beint nú so hugsi eg bara spyrja um um tað ikki kanska eg kanska heldur eri í ansókn til tað tí vit standa við einum øgiliga altso vit hava eitt stórt arbeiðsloys føroyum tað nei vit hava einki arbeiðsloys í føroyum og tað eri trupult at fáa fólk nógvastaðni tí her eru einki fólk og so hevði mann vist mann so forstillar sær at mann hevði foreldur at fara heim við barninum kanska ein pápi var farin heim at ansa efti barninum heldur og ikki var á arbeiðsmarknaðinum so hevði tað blívið enn ein enn størri trupulleikiið
við starvsfólkatroti takk fyri
ja takk steffan klein poulsen gersovæljú frú forkvina tað er akkurát tað sum eg vísti á at vit hava eitt generelt øgiliga ógvusliga trýst á arbeiðsmarknaðin eftir arbeiðsorku og og eg haldi eg haldi ikki ta er í ansókn eg haldi bara at heta e ein heimild sum vit burdu givið kommununum tí at tað kundi verið í summum førum at tay givið øgiliga góðan meining at vistimann ikki hevur pláss ella tað kundi kanska lætt eitt sindur um men men tað tað vita vit at tað er eftirspurningur eftir arbeiðsorku og hetta her vildi eg veit ikki hvussu nógv tat jørt brúk av hesum her men tað vildi sjálvandi eisini ávirka tað ogtað tað dømis sum eg skuldi taka í javni í sambandi við hjálparfólk og námsfrøðingar frá spurningin hjá edvu jacobssen tað er at eg hoyrdi ein fáein samfelagsfrøðing taka so ræðiliga synd í børnum á bygd tí har varu har varu so fáir námsfrøðingar ootái redorikkurin blívur á handan mátan tað haldi eg tað er ræðiliga keðiligt at børnini á bygd er ikki verri fyri tí at har eru færri námsfrøðingar tað tað er mín ssannføring og ja í dag eru tað faktiskt meir tí at trýstið er so ógvusligt í miðstaðnum hetta bleiv sagt fyri nøkrum árum síðani h men eg haldi vit vit mugu
set tað óneyðuga nógv upp í málkornunum ja takk næstur at røða er bjarni kárasum petersen
fyri frú forkvinna vit viðgera eitt uppskot frá frá tjóðveldi eitt uppskot umat fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og so eisini at viðgera um mann skal hava tvær serskildar ella ella serstakar námsfrøðii útbúgvingar fyri ávika við staðstovna øki og og sernám og eg sá hagstovan legði eitt uppslag av út á facebook í dag sum vísti ati at nú eru vit á leið trýoghálvtrýss túsund og sjey hundrað og nakað av íbúgvar í føroyum og tað er tíggjunda mars í fjør var talið trýoghálvtrýss túsund og mann metir at um nakrir fáir mánaðir tá eru fýraoghálvtrýss túsund

í føroyum og tað er metlágt fyri ikki at siga einki arbeiðsloysi samstundis stendur mann í øgiliga nógvum branskjum og manglar hendir og tað ger seg kanska serliga galdandi á vælferðarøkinum í føroyum og kanska serliga á námsftá ið tá ið vit tosa um námsfrøðingar ø bæði í kommunalurnum reshi og og í hjá landinum og og aðrastaðni mangla vit pedagogar tað r tað stendur millum annað í viðmerkingunum at fyri at klára hesa her ásetingina um at tveir triðingar á stovnunum skulu vera námsfrøðingar ja so kemur mann at mangla so mangla vit í dag trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar og vissu øll skulu verið námsfrøðingar so et man kanska mangla upp ímóti átta hundrað tað er altso ein ekstremur tørvur á námsfrøðingum á nógvum ymiskum økjum bæði hjá almannaverkinum og og allastaðni egentiliga og tað er ein ekstremstórur trupulleiki sum vit hava eina ábyrgd her at tingið at taka okkum av og har er loysnin sjálvandi kanska ikki so einfald og tó so skulu vit hava fleiri hendur vit skulu hava betri skikkaðar hendur og so er tað spurningurin hvussu kemur mann fram til tað tað eina egi sjálvandi at mann skal hava teir neyðugu karmarnar á stovninum fyri at syrgja fyri at tað er eitt arbeiðspláss sum fólk hava áhugað í at velja til tað haldi eg ikki mann skal undirmeta har nætu haldi eg eisini at mann hevur víst á at eitt gott fakligt umhvørvi er rættiliga stór sterk fortreyt fyri at mann tímir at arbeiða á einum stovni til dømis tí at mann fær brúkt ta vitanina og tær royndirnar sum mann hevur frá es frá námsfrøðiligu útbúgvingini so at hava eitt eitt eitt professionelt milliø hevur týdning vísir tað seg fyri tey sum fyri tey sum vilja arbeiða sum námsfrøðingar tí er tað kanska ikki heilt rætt tá ið stefan klein poulsen sigur at at tað er óvesinligt at at ella errelevant egentliga um tað eru námsfrøðingar ella hjálparfólk eg viðurkenni fult og heilt ta beint nú hevur mann onkursvegna ikki lov at ver á kræsin vissu vit kunnu fáa fleiri hjálparfólk in at stovnarnar so verða vit noyd til at gera tað tí at tað at útbúgva námsfrøðingar tað tekur tíð og tað er ein fløskuhálsur sum mann má mann má breiðka politiskt og tað gev mann millum annað við at hava betri umstøður á stovnunum og so sjálvandi eisini tað at at námsfrøðingar hava kanska brúk fyri eitt sindur betri arbeiðsumstøður lønarkor og so framvegis stuttsagt at mann vil gera útbúgvingina og og úrki tað at vera námsfrøðingur aftraktivar tað krevur sjálvandi tað forpliktar politiskt at mann setir pengar av til bæði at gera fleiri flokkar tað at mann kanska eisini vil geva pedaella námsfrøðingum eina hægri løn sum hoyrir eitt sindur til tað til ta útbúgvingarstøðið sum tey eru so tað hevur rættiliga stóran týdning og og tíverri er tað so at hetta her er ein gjøgnumgangandi trupulleiki gjøgnum alt samfelagið um tað so er byggivinnan ella um tað eru sjúkrasystrar ella um tað eru námsfrøðingar øll mangla hendur bæði heitar og kaldar og tað er í kraft av at tað er ein sovorðni framgongd og tað snýr seg eitt sindur um at lofta ein trupulleika har mann hevur brúk fyri fólk sum í prinsippinum ikki eru til hvussu ger mann so sjálvandi so haldi eg at mann skal raðfesta tað hægri øh men mann má eisini taka tað onkursvegna loysa teir mesta kuttutrupulleikarnar nú men so eisini gera eina langtíðarætlan fyri hvussu mann loftar hesum pá sikt tí tað er ein strukturellur trupulleiki sum bara fer at standa við um versna vissu mann ikki fær gongd nú sum í dag og tað haldi eg at vit mugu taka í álvara tí tað virkar onkursvegna lætt at at ignorera trupulleikan men tað fer at koma okkum aftur um brekku um vit ikki so segði hann tak okkum saman og gera nakað nú tað haldi eg avgjørt ver ein stórur trupulleiki og sum eg segði áðni so ver hatað ikki bara galdandi fyri tað námsfrøðiliga økið heta er eisini galdandi fyri fyri sovita allar allir sektorar á vælferarøkinum og eftir eisini galdandi í í stórum parti av vinnulívinum eitt sum eg hevði havi hug til at nevna tað er hetta her við at í føroyum so eri tað nú nevndi hett her við ata er tað er ikki so ræðuliga nógv fólk til at taka sær av hesum her tí at tey eksisteraðí prinsippinum ikki men í føroyum hava vit nokk so nógvar skipanir sum fasthalda partan av arbeiðsmegini í einari branskju ella einari vinnu har tey í prinsippunum ikki burdu verið í øllum førum ikki alt eru nøkur nakrar skipanir nakrar almennar skipanir sum gera at tað er ein skeikling í býtunum av arbeiðsorkuni tí tøka arbeiðsorkuni í føroyum og tað haldi eg eri sera óheppið tá ið mann hugsar um hvussu stórt arbeiðsloysi er og hvussu nógv nógvar arbeiðsmennir mann hevur tørv á aðrastaðni til dømis á vælferðarøkinum tí áti mann eisini at gjørt eina uppgerð við teimum skipanunum soleiðis at tú fekk leys givið ein ein ein part av arbeiðsmegini tað er eisini typiskt ófaklærd arbeiðsmegi sum kundi farið inn og og onkursvegna avlásta trupulleikan í øllumførnum eitt sindur við at tú fekk nøkur hjálparfólk inn á øki men eisini at mann setti í verk eina skipan har sum tú rekvalifiserar fólk til til dømis taka námsfrøði útbúgving h tað ger mann aðrastaðni í íslandi til dømis nú var mentanarnevndina á vitjann í í íslandi tað var kanska meira tekniskar o hondverkar útbúgvingar og sovorðti men mann sær at arbeiðsbýti í einum samfelagi skiftir alt eftir hvussu útvegla hvussu samelagstúlingin er tað sær mann up á forhond um mann lofta trupulleikanum og tá hava arbeiðstakarar og arbeiðsgevarar stovnað eina instituttión sum skal onkursvegna rekvalifiserað ófakla arbeiðsmegi til at lofta framtíðar uppgávunm í samfelagnum og við tí ekstrema tørvinum sum vit hava beint nú føli eg at tað er onkursvegna tann vegin vit mugu fara fyri at loysa trupulleikan sum sum sum hann er her o nú men avgjørt eiga vit at fara í gongd við ati at gera fleiri útbúgvingartilboð og har kann ein partur av loysnini vera at mann hevur tvær ymiskar eg veit tíverri ikki nóg nógv um øki til at kunna gerast niðurstøður um hvør tað er gott ella ikki gott at hava eina ella ella ella tvær námsfrøðiligar útbúgvingar tað haldi eg onnur kunnu onnur sum hava betri innlit og royndir í tí kunnu kunnu svara uppá men í øllum førum so má mann til at útbúgva fleiri námsfrøðingar serliga tí at vit hava ásett at tað skulu vera tveir triðingar einstovnir sum skulu vera útanar pedagogar øh men hin parturin tað er sjálvandi tað at korini hjá námsfrøðingum eru ja mit sagt ikki serliga góð altso tað er øgiliga trupult at fáa endarnir a hanga saman á arbeiðsplássinum og tað er ein ikki ein serliga kappingarfør løn vildi eg sagt so tí rokni eg við ein partur av trupulleikanum liggur í lønarlagnum og tað at tað er í øllum førum mær fortalt at námsfrøðingar og fyri sovit aðrir fakbólkar tíma væl at takas størv og vera á arbeiðsplássum har sum tey eru har sum tað er eitt fakligt og professionelt millijø tavil siga eru tað fleiri pedagogar á einum stovni jamen so øki tað um trivnaðin á arbeiðsplássinum og tað havi eg í øllu førum fingið fortalt skuldi veri ein nokk so vesindligur faktorur til um mann tímir at arbeiða á tí á tí stovnunum ella ella hvat tað skuldi verið tað nú er ikki so rælia nógv tíð eftir øh tjóðveldið hevur lagt líknandi uppskot fram fleiri umførum eg haldi eitt í fjør og eitt í tvey túsund og nítjan við svimjinis rætt og tátá hava vit í framsókn tikið undir við uppskotinum tí at vit eru samd í endamálunum við tí og halda eisin ta r einum trupulleiki sum mann skal taka hond um nú nú er landsstýrið so gott nokk í holt við onkrum arbeiði øhmen tað haldi eg ikki ordiliga noyðist at at at tala fyri at mann fellir eftir uppskoti tvørturímóti so kann mann samtykkja hetta fyri at vísa tann politiska viljan á økjunum og at mann kanska skal skal raðfesta tað arbeiðið upp aftur hægri og tá ið hini málini vórðu til viðgerðar í tinginum í fjør og fyrr ári tá tóku vit eisini tá tóku vit undir við teimum uppskotunum sum vóru og tað rokni eg við at vit fara at gera aftur hesaferð
takk fyri harra formaður ja
siristenberg eina viðmerkingformaður ja tað er nokk eingin ivi um at partur av trupulleikanum eisini í lønunum men sjálvandi mugu tað eisini útbúgvast fleiri okur vita tað er ein risaavbjóðing og øll tann stóra frágreiðingin sum búskaparráðið gjørdi hon vísti í hvørfalli hvussu hvussu stór tann avleiðingin er fyri alt samfelagið tí at fólk sleppa ikkiat arbeiði so tað fera sjálvandi í síðsta enda at ganga út yvir allan okra produktivoritet so eg haldi at akkurát sum bjarni kárasson sigur ati landsstýrið kann saktans arbeiða við hesum málinum sjálvt um okur samtykkja hetta her og sjálvt um mann fer í gongd við attaka eina eyka flokk inn tí kur helda er nú triðju ferð okur ava fingið at vita av landstýrið arbeiði við málinum oveit ikki akkurát hvat hvussu langt mann
kom við tí tú far hava heldik møguleika at spyrja um tað
krasontakk fyri hara formaður og takti sigur stemberg ja tað passar tað kom jú eini ein ein ein ein temafrágreiðing frá frá tí táverandi búskaparráðnum um um sum funkuseraðu upp á vælferðrarøki og tað var egentiliga rættiliga óhugnaligur statistikkir mann var vitnir til tá og eg kann ikki ímynda mær at tað er batnað serliga nógv síðani tó eitt sindur h men tað vísir hvussu hvussu stórur trupulleikin er bæði her og nú og hvussu stórur ella hvussu uppaftur størri trupulleikin fer at vera upp á sigt visti mann ikki ger nakað nú so tað haldi eg hevur øgiliga stóran týdning hin parturin tað at mann sigur landsstýrið iarbeiðir við tí tað kann mann altíð siga men tað sum mann eisinimá minnast til tað er tað at tingið er tað lóggevandi valdið sum onkursvegna skal vísa rætningin sum vit vilja fara og so hevur landsstýrið eina útinnandi uppgávu at
at at útføra fólksins vilja ígjøgnum tingið so tað at vit skulu vera blástempulkontór fyri alt sum kemur frá landsstýrinum tað passar sletki
oertaja takk fyri harra formaður ja áhugverdir hugleiðingar frá bjarna kárasun petersen í mun til alt tað námsfrøðiliga økið eg hefti meg við serliga tann partin sum hevði við hetta her við tað at tú tjúkklar um tað sum er at námsfrøðingar leggjast afturat námsfrøðingum at tað er eitt fakligt høgt støði tað er tað væl innan fyri øll kaskasman siga fakøki ella har sum fólk skulu trívast og tá er týdningurin eisini at hjá einari loyðslu ella hjá einum arbeiðsgevara eisini ati hava hetta her frammi javnan at tað er at mann røkir tað og men er altso taðtað ein stór orsøk til at eg komi so langt sum tað er komið í dag at at at at at økið er so sperkt er tað at mann kanska hevur havt forlítið fokus á tí og at mann færfór nógv upp á kompromi við kanska við tað atvið fakligheitina tí at hon er og eigur at vera tað

bjarni kárason takk harra formaður og takk til djón nolsø joensen fyri viðmerkingina ja tað er í øllum førum mær fortalt at og tað er egentiliga eisini nokk so logiskt at eitt eitt gott og sterkt fakligt umhvørvi tað pjaðist ikki at verða reserverað til til pedagogikk men kann eisini verða í øllum øðrum lívsins viðurskiftum tað plagar at vera nakað sum gevur nakað til trivnaðin á ein arbeiðsplássi so tað er eingi løgi í tí intovatiónin klárar tat fortelja tað øh hin parturin altso eg veit ikki hví at mann er eitt sindur hví man hev verið so seinir á sjvasjóvarfallinum altso hevur mann roynt og hevur tað bara ikki eydnast ella hevur mann hugsað at ja tað gongur nokk altso og so leypur mann agarin lækstur og setir eina rúgvua av hjálparfólki uttan at skula taka nakað frá teimum tey gera uttan ivaeitt gott arbeiði øll somul h men tað er eg veit ki kanska mann kanska mann heldur
ja men tað er ikki so ræðviktigt at tað eru pedagogar altso tað kann ikki vera tí tann mentanin sum mann skal gera upp við at ein og hvør kann passa børn men hesi fólkini hava jú sera útbúnað seg til til
næsta røðari jóni nóls joensen takk fyri harra formaður ja nú skuldi eg brúkt fyrsta partin av røðuni í áðni tilútbúgvingina og onnur ting eg gloymdi líka sum eitt sindur tann partin sum hevur við út altso tann partin sum hevur við um mann skal av hesum her lógaruppskotinum ella uppskot til samtyktar sum hevur við tað at deila útbúgvingina í í tvey kundi hugsað mær t brúkt nakrar fáar minuttir upp á tað og so annars ø tað er visti tú spesialiserar teg tað fyrimunurin við at gera ppá hendan mátan sum sum tað kanska leggurst upp til í hesum uppskotinum fyrimunurin við tí er tað at tú færttú fært eina eina eina ser vitan og tú fært tú fært upsdaðilseg í henni og tú tú tú líkasum kann praktisera hana betri tað er ein stórur fyrimunur við við at hava tað kanska sum sum sernámsfrøði og sum barnagarðsnámsfrøði men eg haldi eitlana stað at tað longu ber til í tí verandi bygnaðinum av útbúgvingini at tú kanst men tað verðurkanska ikki líka líka drútt altso tí tað sum hoyrir við til ta kjakið er hvussur tað at tað sum vit hoyra og hoyra eisini út frá frá feltunum er tað at tey sum koma út av av útbúgvingini ella frá læruraskúlanum í dag ella setrinum tey hava ikki tær praktisku royndirnar ella tey mangla nøkur ting í mun til tað praktiska og og standa eitt sindur líkasum øá berum tá ið tey sumskulu vera í praksis og tað kundi við tað at mann mann spesialiseraði tað ella koyrdi í tvey kundi bøtt uppá tað tað tað er ikki óhugsandi og tí er tað vert at kanska at at kanna víðari og og hoyra líkasum hvat hvat avverandi partar halda um tað tí tað er men tað er tað altso tú fært tú mást tavelja um um um mann er farin til tað aðrastaðni í grannalondunum men sum eg segði í byrjanini ella í hinari røðuni so er tað ein fordeilur at hava eitt lítið sindur av hvørjum o so kanst tú so sjálvur við arbeiðsroyndum byggja tað út víðari ø annars so haldi at að e vera eieitt áhavert kjak vit komin inn á nógv ymisk ting men eg haldi bara at tað er ikki bara ein ein brotíkomin brátíkomin støða tað er yvir nógv ár at eg haldi ikki at mann hevur brúkt tar neyðugu pengarnar á økinum til økið og sum eg segði eisini í áðni so haldi eg at mann tað hevur verið tann hugburðuin at vit eiga at ella tað hevr verið ein útreiðsla heldur enn enn enn ein íløga tann tann tann tann spurningurin har og og og tá ið man sær líkasum soleiðisnar ppá søso so haldi eg vit kunnu staðfesta tað at aftaná at samgongan nú hevur havt møguleika til at sett ein ein eyka stovn ein ein ein ein flokk so haldi eg at at har mann kann siga tað at at tað er ikki hent og og tí er tað ein ein skeiv raðfesting sum sum manglar tað hevði hjálpt øgiliga væl upp á støðuna men hon hevðir sjálvandi ikki hjálpt heilt á mál tað heur ta ikki so tað skuldi vera líkasum míni síðstu orð í samband vi hetta málið vit taka fult undir við tí og vónandi so far tað eina góða viðgerð í í nevndini takk fyri harra formaður

ingolf sólván olsen fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta her er eitt gottuppskot til samtyktar haldi eg sum eg inki dugi at síggja nakra orsøk til at man ikki skal taka undir við tað er líkas onkurt ting sum sum eg kanska man mann eigur a umhugsi hvussu eg væl altso eg eg dugi væl at síggja het her á at hava faktiskt tvær útbúgvingar sum vit kenna tað aðrar seyðir frá at tú hevur eina til sernámsfrøði og eina til dagstovna øki men tað sum kanska kann vera ein vatnsmann í hvussu oyur at umhugsað væl í í føroyum tað er tá ið trupulleikin er so stórur at fáa fatur á tbúnari námsfrøðingum at mann ikki ger tann trupuleikan upp aftur størri við at minka um útboðið altso til dømis visu vit fáa tvær ymiskar útbúgvingar og vithalda fast í kravi um tveir triðingarnámsfrøðingar til dagstovnaøkið skal tað so vera útbúðnir dagstovnar námsfrøðingar og harvið ikki teir sum eru sernámsfrøðingar so kann mann minka um um tað útboðið tað er sal a líka skal umhugsa tá ið tað er so øgiliga stórur tørvur á námsfrøðingum me annars so haldi eg eisini at hyggur eftir hesum her stórar trupulleikarar vit hava á hasum økinum bæði innan fyri sernámsfrøði og innanfyri daksóvna námsfrøði og um vit eisini hyggja eftir til dømiseldraøkinum altso alt vælferðarøki hjá okkum var eg einum fundi í í gjárkvøldið um heta her evnið vælferð í vanda so síggi eg tvey øki tvey øgiliga vitaløki í samfelagnum sum eru við at kolapsa so stórur eg trupulleikin og eg spyrji meg sjálvan ø høvdu vit høvdu vit latið staðið til upp á sama máta við sær var inanfyri sjúkrahúsverkið til dømis visi tveir triðingar av teimum sum skuldu taka sær v okkara sjúklingum ikki høvdu læknaliga ella

útbúgving ella høvdu viti latið staðið til viðs tveir triðingar av teimum sum skulu undirvísa okkara børnum ikki høvdu læruútbúgving eg ivist men her heldur mann opinbart at fakligheit ikki er líka viktigt og tí letur mann kanska stan tað til og øvit mugu taka hetta í álvara tí vit mugu taka serria álvara sum samfelag vit mugu vit mugu brúka meira pengar upp á hetta økið vit mugu lyfta tað upp so tað verður aftraktivt hjá fólki á arbeiðsøkinum og samstundis eisini fáa tær arbeiðsumstøðurnar upp á pláss so tað verða betri so tað so tað ikki verður so strongd elvandi at arbeiða innan fyri bæði á frøðiligum arbeiðsplássum og eisini innan fyriumsorgan altso eldraeldraøki til dømis tað verður tosað ofta um onkuntíð við itt sindur brykslandi tóna at vit skulu tosa hesi økini up vit skuldu tala fakið upp verður sagt námsfrøðingar skulu tosa fakið upp ja harra formaður eg haldi at tað er bara ein máti at tosa fakið upp og tað er at rópa upp aftur harðari um hvussu illa tað sendur til tað er tað einasti mátin vit kundu tosa økini upp tað er at blíva við at gera vart við hvussu støðan er tá ið vit fáa ikki vent hesi myndini annars vit eru í tølini vísa at vit hava eina dagstavna lóg sum sum sigur at tað skulu vera tveir triðingarútbúðnir námsfrøðingar á dagstovnunum og í íorsverkum er tað kanska eitt sindur frægari o langt frá at tað að verður hildið og taka vit talið av høvdum altso av arbeiðsfólki so er tað øvugt so er tað kanska tveir triðingar sum ikki hava námsfrøðiligu útbúgving so hetta er ta er álvarsligt og vit hava stovnar sum ikki hava opið um lata stovur aftur og vit hava stovnar sum kanska ikki skunu lata upp sumar dagar tí tað eru tí tey ikki kunnu liva upp tl til tey krøvini tey faklisku krøvini sum eru er stak skálvarsamt og fyrr er tað seinni vissi vit ikki taka og loysað taka hondin um henda trupulleikan so fer tað at raka alt samfelagið tí so verðu hettað onnur arbeiðspláss sum heldur ikki lata upp foreldrini ikki kunnu fáa teirra børn øá stovn til dømis og so hetta her sum eg hoyrdi steffan klein poulsen á eg hvi hoyrt aið øgiliga ofta frá serliga borgarligum flokkum hetta her við at lata pengarnar fylgja barninum tað ljóðar so tilforlátligt og gott men tað er ein beinlegs uppskrift á at niðurlaga eitt øki jú tað verður tað tí at so tekur tú bara burtur frá einum øki so frammanundan er púra niður pýnt í mangla starvsfólki men so so minkar um pengarnirtil hetta øki við at lata pengarnir fara heim til til mammurnar sum ganga heim og passa børnini so er hevur tú uppskriftina upp á at
tú púra eitt leggurøki takk fyri
steffan klein poulsen eina viðmerking ja harra formaður hetta við at við at lata pengarnir fylgja barninum í tað eru danskararnir hava praktiserað hetta í eg veit ikkihvusunógv ár eftir hondini men men meira enn tveir triðingar av kommununum hava tikið við hesum loysninum og kepa brúk av heimildini við at lata pengarnir fylgja barninum og eg vænti at hyggja til danmarkar so vein iki eg síggi at dagstovnar verða niður píndur av hesum her hetta er ein møguleiki har tú flytur tað pjar iki longur at flyta alla upphæddina sum eitt barn kostar á dagstovnarøkinum eftir eitt eftir eitt amboð sum kommunan kann brúka til at lætta um og og mann kann avmarka tað akkurátsum hann vil sjálvur og vit kunnu avmarka heimildina her inni eisini tað pjøur ikki vera fyri meira enn frá null til tvey ár so at hetta fer at niður pína dagstovnaøki tað
tað tað havi eg ilt við at trúgva
gersuvæltak fyri um tá løtu skuldu vit viðgera eitt uppskot um at liberalisera rúsdrekkalóggávura og koyra kanska alkohol út í hannarnar forstefan klein poulsen tó eisini brúka danska statistikksum argument fyri at so má tað vera í lagi tí at tað kemr íl danmark eg kann fortelja steffan klein poulsen at á daksavn eisini í danmark eru stórir stórir trupulleikar nettupp av tí at mann letur pengarnar fylgja barninum tað er nettugp við til at forarmað dagstovnaøkið í danmark tað er ikki eitt fyri at siga ta donskant et eksempi til eftiføles bistemt ikki og tað er at spyrja fakligheitina í danmark um hetta so kanst tú fáa sjónfyri søgn so hatti er ikki uppskriftin uppá
uppskrift so vit skulu kopiera í føroyum
ljustinesen harra formaður ingoms halvm olsen hann resonderaði soleiðis at vit fara yvir u skipanir hvar pengarnir fyggja barninum som merkt a tað at so so so fylgja teir barninum heim til hús til mammurnar at vera heima tað er sett ikki tað sum liggur í tí tað sum liggur í tí er tað at tú kanst gera eitt meiri fjølbroytt ansingarøki hvar eru til dømis mórðugøta skipar fyri sínum egna ansingarøki tí har eru kanska fólk sum arbeiða skeivar vaktir til dømis hava brúk fyri ansing aðrar tíðir enn bara frá átta til seytjan at tú gevur at tú gevur alternativar møguleikar til økir í samfelagnum ella í kommununi at finna út av tí sjálvi hvussu tey ta orðna síni ansingarviðurskifti tað gevur slekki loyvi til í dag vit vit vilja hava alt at passa inn í ein fýrakantaðan kassa sum samfelagið hevur smíðað soleiðisnar at alska passin í tað staðin fyri at loysa upp soleiðisnar at tú fært ein meiri livandi
fjørð
so er ringgolf sólávið mótiðja takk fyri at eg kann gott fylgja bilju sinussen ið er hasin har og eg vil hava tað sum sagt við tað var optimalt so hevði hatta verið fínasta slag men eg dugi at síggja við mínum mínum spinklum matematiskum evndum og eg rokni út at hatta har verður altso væl dýrari at praktisera við sum staddur skal hava eitt tilboð eitt alment tilboð um at at hava børn á stovni og samstundis hava tað so fjølbroytt sum biljusinus enn her tað ger upp til so fer tað í øllum førum at kosta nógv meira enn tað ger í dag og tað fer at kremja uppøllur starvsfólk sum eg tími at síggja hana eg havi ikki eg má serliga innræma at eg havi ikki eg eri skrivar at gjøgnum at hugsa akkurát at tað er sitariet men men at hana ljóðar til
tænandi men eg vænti at hatta verður bæði dýrari og meira starvsfólkakrevjandi at praktisera enn at vit halda fast í at vit hava dagssovnar sum eru væl fyri í starvsfólkum og faklighøvdi
hervur polsdóttur fær orðið ger so væl takk fyri vit hava eina dagstovna lóg sum sigur at í minsta lagi tveir triðingar av starvsfólkunum skulu vera námsfrøðingar útbúgnar námsfrøðingar menan ein triðingur kann vera hjálparfólk í dag er støðan tó tann at vit mangla fleiri hundrað námsfrøðingar fyri at halda eina lóg sum vit sjálvi í løgtinginum hava sett í gildi støðan er faktiskt soleiðis at ta næstan er vent á høvdi at teir tveir tveir triðingarnir sum lógin ásetir í realitetinum faktiskt liggur á tættari einum triðingi tað eru nógvar orsøkir til tað tað er sjálvandi fólkavøksturin seinastu árini hevur eisini sett størri trýst á her tórshavnar kommunu eru tað øgiliga nógvir fleiri børn sum hava so eisini tørv á ansing so tað eru nógvar orsøkir til at at vit mangla fólk á hesum økinum men vit góðtaka eisini at tað ikki eru útbúgvin fólk og at vit egentliga góðtaka at lógin verður brotin ella vit ikki at halda dagstovnslógina sum sjálvi hava sett tað veður sagt at vit skulu tosa fakini upp at vit skulu tosa fakini upp at tað fer at verða við til at loysa nakrar trupulleikar tað kann tað saktans vera men vit hava eisini tørv á at seta fakini høgt vit hava tørv á at lønin verður betri at arbeiðsumstøðurnar verður betri ata er aftraktivari at aatsøkja hesi størvini og at søkja hesa leiðina soleiðis at tað rimma arbeiðið sum verður gjørt faktiskt eisini gevur seg og tað gera tað ber til faktiskt at liva fyri ta lønina sum mann fær fyri eina fýra ára útbúgving á setrinum verða tað í dag ella hvørt ár tikið tikin sirka fimmogtretivu upp á námsfrøðiútbúgvingina men vist vt so hyggja eftir hvussu nógvar umsóknir eru so varð tað í tvey túsund ognítjan fýraogtrýss umsóknir til námsfrøði í tvey túsund ogtjúgu vórðu tað fýrs umsóknir í tvey túsund og einogtjúgu vóru tað áttaogtrýss so tað vísir se at tað eru øgiliga nógv sum fáa eitt noktandi svar at sleppa inn á námsfrøðiútbúgvingina tey leita sær so kanska innn n aðra útbúgving ella av landinum útbúgva seg men tað vísir jú bara at tað eru møguleikar til at hava tvey háld av námsfrøðingum um árið tí eg haldi at vvt vissu vit ikki taka hesa avbjóðingina í nóg stórum álvara um hvussu nógvar námsfrøðingar vit mangla so kemur trupulleikin í framtíðini vera enn størri tí um vit ikki tryggja at tað eru nóg nógvir námsfrøðingar á stovnunum so verður tað eisini truplari at útbúgva fleiri tey sum lesa á námsfrøði lesa til námsfrøðing tey skulu eisini ígjøgnum eina praktikk tá skuli tey vera undir umsjón av einum námsfrøðingi sum kann taka tað ígjøgnum praktikkina um námsfnóg nógvir námsfrøðingar ikki eru á stovnunum so kann tað vera trupult at fáa hesi ella so ber tað faktiskt ikki til at fáa hesa ígjøgnum praktikkina tí tað skulu nemliga vera undir umsjón men eg haldia vit eisini eiga at snakka um tað sum børnini hava rætt til børnini hava rætt til eitt at menningartilboð tey hava rætt til at koma á ein stovn har ið umstøðurnar er í lagi og tí eiga vit at seta alt inn fyri at tryggja at tð eru nokk av starvsfólki at umstøðurnar eru nøktandi soleiðis at børnini verða latin eitt trygt stað har ið tey eisini verða ment og at tey kunnu fáa eitt gott mentanarligt tilboð so harra formaður tað úrliga nógv sum vit eiga at taka fatt í at útbúgva fleiri tað er ein ein av uppgávunum sum vit eiga at taka á okkum tað er møguleis skylda at tað eru nógv sum søkja in á námsfrøði á setrinum h so mín vón er at vit kunnu fáa eina góða viðgerð á hasum málinum eg bæði nevndini og at vit kanska eisinikunnu
ednast við at fáa málið samtykt takk fyri rósa samelsen eina viðmerking
eitt seinastur umfari tá bleiv tosað eitt sindur um at her við at pengarnir fylgja barninum er tað ikki eitt gott hugskot tað at mann kann koyra børnini í til dømis at tú hevur eitt frítíðarskúla og so kanst tú byggja upp á tað tá børnini byrja í vøkstovu og barnagarð sum fær ein frítíðarskúla og kommunurnar við til at
tala tað eg tyki eitt gott hugskot
ja har hevur tey verið pálsøturaltso eg hugsi at tað er tað sum kommunurnar í søgum bjóða vit bjóða á kommununum børn at fara á ein vøggustovu á barnagarðar dagstovn har vit menna tey har tað eru fólk sum eru útbúgvin tey hvalifiseraði tey hava eitt gott tilboð at bjóða ella skulu hava eitt gott tilboð at bjóða børnunum so kunnu tey fara ein frítíðarskúla og í skúla og tað er ein barna menning av sum vit bjóða børnum so eg haldi at tað er nakað sum vit skulu halda fast í at tað er børnaveitsini rætt til at vera saman við øðrum børnum og vera rundan um onnur børn og tað er eisini við til at styrkja tað fjølbroytni vit hava í samfelagnum og er við til at gera okkum varug við at vit ikki øll eru líka
ymisk og at tað er tað sum ger okkara samfelag betri
yristenbergjaði harra formaður ja eitt sum er eisini vert aft leggja afturat tað er het her við at visti tú skalt útbúgva fleiri so krevur tað at tað eru nokk nógv útbúgvin fólk á økinum tí tey skulu jú læra tey upp og hava tey tá te koma út í starvsvenjing so hetta er ikki eitt øki sum tað verður betur av at mann bíðar so tað er nokk so álvarsamt visti mann letur standa til ella visti einki hendir tí nú er tað so triði ferð okur hava prøvað at lagt tað fram tí at vistu betalið av pedagogum minkar so so minka eisini útlitini fyri at fáa útbúgv í fleiri so tað
tr bbil greinsær ikki sjálvt takk fyri
ja sum eg eisini kom inn á so so skulu tey ið eru undir lestri sum eru í praktikk jú vera undir umsjón av einum únum námsfrøðingi ið tekur tay gjøgnum praktikkina og eru við til at útbúgva tey so vissu visu talið av námsfrøðingum lækkar so verður tað jú færri ið kunnu hjálpa at fáa hesi lesandi ígjøgnum útbúgvingina so tá er mann jú eisini bara við til at økja um ein trupulleika sum longu er stórur í dag
og tað má ve iki kenda takk fyri siri stenberg
ger so væltakk fyri harra formaður eg skal bara taka samanum og takka fyri eitt áhugavert og gott kjak eg haldi at okur eru í einari støðu har teir flestu síggja trupulleikan sjálvt um okur síggja ymiskt upp á hvørjar loysnir mann heldur eru tey røttu sjálvur er g ikki iva um at tað sum er heilt ótrúliga viktigt t er at fáa gongd á útbúgvingina og so haldi eg at t eisini mmann eigur at hyggja eftir umstøðum og løn tað bleiv nevnt hetta her við ati at pengar kunna fylgja barninum tað er onkur sum sær tað sum partur av eini loysn ø eg vóni ikki at tað er soleiðis at at mann heldur ynskir ta loysnina og tí hendi tað ikki nakað við at mann tekur nýggjur næmingar inn ella nýggj lesandi inn eg vóni ikki e tí at at mann ikki ætlar at taka lesandi inn at mann heldur vil lata pengar fylgja barninum meni men tað sum eg haldi er álvarsamt tað er tað at mann hevur samtykt eina lóg her inni frá sum sigur at eð skula vera tveir tveir triðingar og ein triðingur samansetingar av hjálparfólkum og útbúðnum námsfrøðingum og at mann veit at mann livir ikki upp til tað og tað er fleiri hundrað manglar fleiri hundrað námsfrøðingar ogtað er ikki komið eftir einum degi tað er púra rætt so tað er eisini eisini eitt stórt arbeiði sum liggur har men at mann veit tað at mann heldur ikki lógina og at mann ikki hevur sett nakað meira inn tað haldi eg ikki er í ordan tí okur mungu hugsa um hvat ið tað ger við tey sum skula móttaka tænasturnar so tað haldi eg er álvarsamt og so er tað eisini tað at longri man bíðar verri verur tí at hetta er eitt soray øki tað býdt ikki halan tí tað skulu útbúgva fólk til at útbúgva fólk og tað er partur av útbúgvingini at fara í starvsvenjing so at tað tað hastar ot koma í gongd og eg haldi ikki at okur kunna blíva við at standa modell til til grátandi familjur í í miðlunum tí tey fáa ikki børnini pláss til børnini tað haldi g ikki er í lagi so okur eiga at gera nakað so eg ætlaði bara at slutta av við at eg vóni at tá ið uppskotið kemur aftur í nevnd tá stendur løgtingið saman um hetta málið tað er eisini eitt signal mann snakkar um at fáa virðing um fakið men tað er eisini eitt signal at mann her innifrá sigur at hetta standa okur saman um okur ynskja at fáa fleiri námsfrøðingar útbúnir
tí at okur vita at tað er gott fyri samfelagið takk fyri
fannklein poulsen fær eina viðmerking ja harra formaður eg nevndi tað at lata pengarnir fylgja barninum sum eitt amboð afturat tað er ein heimild sum kommunurnar frívilja kunnu velja at brúka og sum familjur frívilja kunnu taka av vissu teirra kommuna bjóðar eftir her men sum eg havi skilt tað so arbeiðir landsstýrismaðurin hansara ra bæði við at útgreina tørvin og atat fáa hesa nýggju útbúgvingina kláran so hetta her hetta her tað eina útlukkar

ristembertakk fyri harra formaður ja tað er gott at mann ikki sær tað sum einasta boð at lata pengarnar fylgja barninum at mann arbeiðir við at fáa hetta málið lýst og eg veit ikki hvussu nógv mann skal lýsa eitt mál tá ið man veita trý hundrað og hálvtrýss fólk mangla í løtuni sjálvandi skal mann hava eina útbúgving upp á pláss so tað tekur tíð saman við setrinum tað eisini gott at mann tykið sjúkraøtafrøðingar ign tað skal lanstýrsmaðurin eisin ein stórt rós fyri men eg haldi at hetta her er eitt mál sum hastar og okur kenna tørvum og okur hava nokk av umsøkjarum so tað er simpultenn at geva eini boð og geva eina játtan um hetta her skal í gongd nú tí
pastar alvorliga tað ger tað takk fyri ja takk fyri so er orðaskifti endað tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið hetta málið verður beint í mentanaarnevndina lila víðarivðger og sjálvt um vit eru komin langt út á kvøldið so fara vit eisini at viðgera tað seinasta málið á skránni tað er fyrsta viðgerð av løgtsmáln nummar hundrað og fimtan uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um innflutning og sølu av rúsdrekka innflutningursølar rúsdrekka og bið um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jakum mikkelsen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin rósa samuensen fyri tjóðveldi ingolf sól heim olsen og fyri miðflokkin billjustinussen og bjarni kárason petersen fyri framsókn fyrst fær jákup mikkelsen orði
gersuvæltakk fyri harra formaður tað er framsókn sum hevur lagt eitt uppskot fram sum í stuttum snýr seg um at tað skal verða loyvt og møguligt at selja vín og øl í handlinum og eg haldi at eg kann gera øgiliga skjótt av og siga at kanningar vísa og hava víst ikki í einum før men í fleiri førum at lættari atkomligt alkohol er meira í verður drukkir fólkaflokkurin fer ikki at taka undir vð einum uppskoti sum fer at gera tað at føroyingar tilsamans fara at drekka meir vit hava rúsur runt landinum sum eru rímiliga væl dekkaðar geografiskt og vit hava útsølu í bryggjaríunum so vit halda at at tann parturin er nøktandi og um so er at okkurt økið skalfáa at mann skal gera onkra broytingar átíðøkinum so er tað loyvisnevndur og svara sum kunn takasthettar men tað stuttat langa fólkaflokkurin fer ikki at taka undir venum uppskoti sum fer at gera tað at føroyingar fara
adrekka meir takk harra formaður ja takk fyri
bjarni kárason fær eina viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður nú var røðan rættiliga stutt hjá jakob mikkelsen og hon pjøðist kanska ikki at vera so langt tá ið mann hevur eitt reitt tandpunkt á økinum øh men nú nevndi hann fyri tað fyrsta tað at kanningar vísa at atkomiligheitin elvir til mornýtslu tað kann gott vera tað í ávísum førum í rætt men til tað havi eg at siga at í nítjan hundrað og tveyoghálvfems tá ið mann stovnaði rúsdrekkasølu landsins tá bleiv tað altanná líka meira atkomuligt fyri vanliga føroyingin at keypa rúseka men nýtslan fór ikki upp sum jákum mikkelsen vil vera við
takk fyri
harra formaður eg yvirstíði um tað sum kári bjarni kárasom petersen segði er heilt korrekt tað er eingin yvirmat vanarnir broyttist nógv altso vit høvdu kassamentilitetin gomul á tað ynskir eingin aftur tað fór tey ikki til nakað sum var gott men at tann samlaða konsummeringin av alkoholi er minni nú enn hann var tá tað loyvir mær absolutt yvirstøði testa eina hitt er at eg eri sannførdur um at tað eru nógvir kanningarnar sum gjørdar sum vísa tað at meir atkomiligt tú hevur alkohol vesfør enn øl og vín meiri verður drukkið tað er nóg mikið til at fólkaflokkan
sigur vit taka ikki undir í hasara uppskot takk fyri ja takk fyri næstu røðari
takk fyri harra formaður tað er sum sagt lógaruppskotið frá framsókn um at um at loyva øl i vín at kunna keypa tað í matvøruhandlinum sum sum mítt verður víst í á í viðmerkingunum so er tð eingin ivi um tað at tann broytinginu bleiv gjørdi tveyoghálvfems var uttan iva ein rætt avgerð tí øll vistu hvussu tað var sjálvt um tað profediur yvir allan kampin so blivu tær allar gjørdar til skamma tað haldi eg eri eingin ivi um tað men men mann má heldikigloymma tað at visti mann fer líka aftur til tveyoghálvfems til í dag so hevur rúsan ella rúsdrekkasøla landsins ment seg munandi tað er blivið eitt heiltøðrvísi úr val og kanska etað heilt øðrvísi keypsmynstur og tú kann fáa næstan eg vil ikki siga alt men tú vilt fáa næstan næstan alt tað sum tú ynskir at av av av vøru tað verð eisini víst á at og tað er partvíst rætt at tí dag eisini í dag verður tað lagn rusekasulansens er spjadd í nøkur fá pláss her er í føroyum og tað er eingin ivi um tað at ymsastaðni ger tað atkomuligaheitina eitt sindur trupla og visti tú vilt hava hendra at í og ikki hevur hug til at ferðast for nógv aftur og fram jamen so so verður tað lagt eitt sindum unski men tað er eingin ivi um at tað er eingin ivi um tað at at tað er ikki tað sama sum tað var fyri tíini avmarkingin var sjálvandi har í teimum skamtunum sum mann kundi keypa tú kundi gott nokk keypa alt sum tú vildi men tað vóru nokk allir mátar sum at fáa meira av vsu man hevirpá hug fyri at her er sjávandi sagt at koyra teg út í mathandlar í handlar altsu allar handlar mathandlar um tað er kioscir tað stendur tað ikki men tað eru øllum førum handlar sum hava nakan mat at gera har sum tað er og tað vil uttan iva gera atkomuligheitina nógv nógvmeir umfatandi og tað er nokk ikki akkurát tað sum javnaðarflokkurin ynskir tað haldi eg kann siga uttan ati siga for nógv mann leggur eisini tað ver ei men ein eitt sum eg kanska eg veit sum egskal siga áhugavert tað er tað at hotell um matstovuvinnur tær flyta nógv so nógv inn til føroyar av serligum víni kanska serligumøli ella hvat tað skal vera tær fyritøkurnar bestillu kin í rúsina og har er tað eitti eitt avkast sum rúkandi rúsan tekur bara fyri at líka krossa av at eg kuldi koma eftir tí uppá tretivu prosent eg meinti tað var fimmogtjúgu prosent men men tað eso líka mikið har er tað so eg trúgvi ikki tað verður nú um eg trúgvi tað vera einaferð í n ferð ennara framtíð sum ikki so langt vekk at hotell og matstovuvinnan fer uttan iva at kunna sleppa eina ferð tíðina at flynta inn sjálv mairnýtslan mann má minnast eitt til at rúsdrekkasølan sum eg skipa í dag er ikki heldur í lagi vit kuldi hugsa um avmarkingar løgtingið leggur á rúsina á landssjúkru á rúsdrekkasølur landsins at at hon skal hava eina eitt yvirskot upp á átjan komma fimm milliónir eg veit at landsstýrismaðurin ynskti ikki at hon skuldi hækka so nógv tað var sekstan haldi eg og og so hann legði upp til ella sjálvandi verða landsstýrisfólkin pressaði til at fáa eyka inntøkur eg haldi han legi ei eina hálva millión og men fíggjarnevndan hækkaði tað so upp á tvær og eina hálva millión tað skal eg heilsa og siga at tað er ikki tað rætta leiðin tí mann skal fara niðan í rúsdrekkasøluna í havn tú vevrður álopin av øgiligani stórum plattum av útlendskum serliga øli oftan øgilia oftani útlendsk øl sum liggur í beinleiðis kapping við ta føroyska sum kanska hevur betur tað veit eg ikki kvalitet tað skal eg i siga men tað útlendska ølið tað er massa produktión og tað verður skrættr niður á hillinum rusvikasølan hevur verið inni í vinnunevndini fyrr og tá siga tær tað er bíligar tað kostar einki inasum at keypa inn og tey sum hava hug til at drekka nógv øl tey keypa tað nærmasta og tað bíliga so tað sterkasta ein kassi av gullø donskum kostar meir enn hundrað krónur minni enn ein føroyskur kassi av gull vis tú skal samanbera so visi mann skal hygd hyggja eftir at keyp føroyskt stuðla føroyskt so er tað ikki ein rætt leið har haldi eg sum rúsdrekkasølan sjálvur lagt á at tær kundu heldur stýrt avgjøldunum øðrvísi har haldi eg í øllum førum at føroyskt skuldi havt vistu man skal hugsa um at um um tað føroyskarúsdrekkaði so haldi eg at føroyingar skuldu í øllufrðn avtan in lítlan fyrimun í hasum viðvíkjandi tí í tí dystinum taðpr manst sa lyggiliga tað verður st bíligt danskt nei ja kl ikki siga taðanskt men meginpatin østbíligt úslendsk øl yvir dystirnir so at sum tað ongantíð verður fyrr og tað ger sjálvandi eisini tað at rúsan verður pressað til at serliga nógv teir kunna skrúva upp á prísirnar men mann veit hvust her skrúvar tú for nógv upp á prísirnar so keypir minni av fólki men tú kann ikki skrúva for nógv á prísirnar tá tú hevur eitt eitt eitt avlop upp á átjan komma fimm milliónir tað ber ikki til sjálvt rúsdrekkasølan veit eg at tað ber seg til og tí eta tað bíliga massar produktiónum á øllesan verður oysni og tað er eingin ivi um at akkurát hetta førir javnaðarflokkurin ynskir ikki at tað verður øl og vín á hvørjumá hvørjari hill í hvørjum mathandli og kyoskum í føroyum tað tað má eg tað haldi eg kann siga fyri allan flokkin her at tað tað fer javnaðarflokkum iki taka undir við sjálvandi kann javnaðarflokkurin í framtíðini snakka um eitt annað við við einm øðrum tí sjálvandi øll systemur skula skula tillagast hetta her er frá tveyoghálvfems men tað eitt mann má hyggja eftir øllum førarum tað er avkasti avlopi tað er er ta forhøgt ja kanska men tað leggur øllumr upp til at ikki at har vildi eg næstan sagt at tað var betra matvøruhandilin kenti eitt sindur upp á ølivín enn at landið skal tjena eina rúgvu upp á oftani fólk sum kanska ikki vilja drekka tað ella skulja drekka for nógv men tað er nakað sum landsstýrismann uttan iva fyr at taka upp tað havi eg hoyrt og skilt hann var ikki so glaður fyri at tað bleiv hekkað við tveimum milliónum upp á átjan komma fimm frá sekstan tað er nógv men samanumtikið so er tað er altíð gott uma seta fokus á ett her tað e eingin iður um tað men skaltað er nakað sum fólk slet kki snakka so nógv um hetta her eg haldi eg haldi tað øgiliga gott at at framsókn leggur tað fram og leggur upp til at gera tað itt sindur meireitkomuligt kann man siga sjálvt um tað er nokk so atkomuligt men men akkurát fáa tú til matvøruhandlar tað erður javnaðarflokkurin ikki við í

ja so er tað bjarni kárason sum fær eina viðmerkingaak fyri takk fyri harra formaður og takk til bjarna hammer fyri eina góða røðu ø hann nevnni nemliga hetta her sum eg gloymdi at viðmerkja til jakop mikkelsen við at hetta snýr seg ikki bara um tað t matføru handlarar og annar skuldu kunna selja men eisini tað matstovur sálva skulu kunna innflyta víni tí tað er nakað tey tey eftirspyrja øh so er tað eta her sume bjarni hammer inni á við við við avlopskravunum tað er eitt sindur taðer eit sindur undarligur ordningur fyri tað fyrsta tí at mann kan bara her á tingi seta tað til at verða hægri ella lægri ella hvat tað skal vera líkasum han g gjørdi til fíggjarlógina áðrnn jól h men ein trupulleiki er eisini tað at at at rúsdrekkasøga landsins hevur nakrar uppgávuorðingar og tvey av teimum eru tað fyrsta er at tálma nýtsluna av rúsdrekka í føroyum og tað seinna er at at rekast út frá einum vinnuligum grundarlagi a tso mann skal royna at selja nógv og tjena nógv og og hava høgar prísir sum tað so hvørt tað ber til tað eru tvey í mínari verð mótstríðandi endamál og tí haldi eg eisini

ja takk fyri harra formaður ja t tað eri eg eg púra samdur altso tað ber ikki til at tálma og forlanga kempi yvirskot tí tú kann ikki siga at jamen so kann man bara skrúva upp á at gera tað dýrari tað ber ikki til tí pengarpunkurin røkkur bara te vist so fer mann inn hvar er tað sum ann kann tjena mest pengar til tjena pengar páp at keypa øl inn fyri einakrónu og selja teg fyri sjey krónur tí tað verður oyst yvirdísingim tað er tað hav okur fingið staðfest frá frá frá rúsdrekkasøluni fleiri ferðirnar men tað er og sjálvandi eg veit eg veit ikki sjálvur hvat mann kann gera hjálpir tað at lekka avlopskravið nógv samstundis at tálma tað er ein tað besta at vistimannskal tálma teg heilt jamen so skal mann bara halda uppat at selja eft í føroyum men tá fer mann bara út um nøkur heilt annur nøkur onnur nøkur onnur viðurskiftir sum ongantíð eru góð fyri nakað sum elst men eg rokni við at sum tíðin fer fokust sog seta á tað nú so fer tð at ganga ein tíð so fær mann at finna onkra loysn sum er kanska eit sindur øðrvísi sum báðir tálmar og tekur hædd fyri hædd fyri fyri øllum teimum tingum
munasummi eri tengd at tger og strekka takk fyri formaður ja takk so er tað ró
ja tað sum hetta uppskotið leggur upp til tað er innflutningur og søla av rúsdrekka og at fáa loyvi at selja vín og øl í handlunum

fyri taðfyrsta vil siga at eg eri øgiligani ivasom í einum sovorðum uppskot sum hesinher og tað er tí at vistu vit hyggja eftir isa hygur eftir í havn til dømis eg her í í havn liggur rúshav sína bónus og er tað nakar munur ímillum tað er í matvøruhandlinumog likkji mann kan iga at tar t bónnus kanska farin framíhjá rætt við at selja meir enn hvat hinar hinar fáa í forhold til at tað liggur so tætt uppá tí tú kansn jú fara inn at keypa eini msigtila eina góða máltíð og fara in at fá ráðgeving um um vín vistu vit fara vestur til okkum so elivágarnar so hava vitkeypsantøkuna og bónus og for leingi seav í har ligguð so rúsan og tað ber so til at gera tað sama hyggja vit so eftir hvørtað er sum arbeiðir í hesum her ymisku matvøruhandlinum so er tað opið tað allarflestu støðuna til klokkan tíggju og seinnapartin ov líku seint út á kvøldið tá er tað ungdómar sum arbeiða tað er ein avbjóðing í dag hjá ungdóminum at selja sigarettir tí at tey eru sjálv niðan fyri átjan fimtan sekstan seytjan ára gomul og hvat so vissi tey nú eisini skulu til selja rúsdrekka inni í matvøruhandlinum eisini sum eg skilji hjá starvsfólki sum arbeiða í rúsuni so er tað einspesial vøra tað eru øgiliga væl kvaliseraði og uppskúlaði fólk sum skulu ráðgeva kundin um hvat slag av víni ella øt sum passar til tann og tann matin og tað em s ivast í at tað er ein mentan í sær sjálvum og og man ska ikki burturforklára tað at maturin er mann kann gera øiliga góðan mat sum sum sum rúsdrekkur í og visiga tá ið so tað er hiti so er jú al koli far úr

og tað leiði meg so aftur til tá iðtá eg ferðist niðir í danmark og í tí umhvørvinum har sum eg plagi at búgva har er ein har er ein brúksa og inni í brúksirn har kanst tú fara inn og keypa alt tað sum vild hava og hvønn frígjadag tá er vínsmakking so har er lang køð av fólki men tað sum sum var kotligt er tað uttan fyri uttan fyri brúksina har stendur ein maður við einari avís frá husfobi og ávarur um atselja og hava so lætta atgongd til fólk summillum annað teir sjálvir siga teir sjálvur eru og tað tað sum teir gera tai arbeiði sum teir leggja í tað tað er at fyribyrgja og upplýsa ella upplýsa fyr at fyribyrgja at kemur í ta støðuna sum teir vóru í tí tað var øgiligani lætt atkomiligt at fáa fatur í rúsdrekka tá ið teir høvdu brúk fyri tí nú plagi plagi eg at práta við teir øgiliga fittur odeil menniskjur at at at tosa við men tað er heimleyst og sosialt útsett fólk tí at teir eru er úti í misnýtslu so mær dámar ikki hetta her at tað skal vera so lætt at koma inn at til at fáa fatur í í í í rúsdrekka innií matvøruhandlinin og mann kann siga tað at eisini vsti mann tekur hina baksíðuna tá er tað øgiliga nógv fólk sum ikki klára at standa ímóti tá tað fara inn til tað kann vera mamma ella vin pápi við børnum tit skulu fara hjelpa innkeyp og kanska hava øgiliga trongdina við at skula msig halda sær við at vanlig víst halda tað sær frá at rúsdrekka og koma sum beinleiðis inn í løgun skáp og sleppa ikki at klára at standa fyri tí trongdini at skula hava fatur í rúsdrekka tað hava vit nógv dømir um at so diskussiónin um hetta her við at rúsan skal geva avkast ja hví skal hon ikki tað sjálvandi skal tað tað er jú har sum tú fært fatur í øllum har sum misnýtarnar eru noyddir at fara og fáa tað sum túrhavar brúk fyri sjálvandi skal tað verta avat vit brúka nógvar nógvar nógvar milliónir upp á at viðgerða fólk fyri rúsdrekka trupulleikar so sigur mæn tað at ofta mas sig definitiónin er nú ar tað misnýtsla ella er tað nýtsla visti tú veksur upp í einum heimi har sum ter nýtslan er forhøg uttan át pøvsa a vera misnýtsla so hevta katastrofalir fyri ti børnini sum vaksa upp í teimumheimunum vist tú bar at hyggja eftir týtt rúm øllabarnaár hvussu ómetaliga nógv børn hava brúk fyri at fáa ráðgeving tí at tað vakss upp í heimnum sum hava har trupulak er tað pjóðist ikki at misnýtsla men tað kann vera trupulleiki tí at hvørt leygarkvøld fríggjakvøld og kanska sunnudag verður drukkið hatta er veruleikin altso altso tað tað er tað r ikki so neyðug hjá mær at standa og og og leina upp hvat og hvussu stórir teirr avleiðingarnir eru sum sum eru eg vit ki eh vetkk hvussu ov hørð orð mann kann brúka men tað leggja menniskjalív har tað rakar so kann mann gott fara inn og siga yvir hin partin til fólk sjálvandi skulu øll tey sum duga at drekka og vilja drekka hava atgongd men hví kunnu tey ikki fara eitt stað hví skulu tey ver altso hvískul øll hinir verða noydil at fara eisini og á rúsunum er tað sum eg sigur vælkvafiseraði uppskúlaðir fólk sum hava hetta arbeiðið tá tú fert inn á hotell økini tá uppskúlaði fólk sum eru væl kvafiseraðir til at ráðgeva fólk hvat tey skupu afturvið tá ið tey drekka at vit ikki skuldu avkasta eisini eitt sindur av tí tað tað dugir ikk at síggja misnýtarr fara eisini har men altso eg vil ikki siga tað at kreminalisera øll siga øll eru misnýtarar yvirhøvur ikki har sigi men vandin er ov stórur at koyra at koyrar øl og brennivín inn í matvøruhandlarnar har sum tað er forfreistandi at koma í vin tog hygur eftir norðralondum hjá okkum tað einasta land sum hevur fríasølu tað erí danmark ohygg eftir tenn avbjóðinin gika avbjóðinga tað hava og tað dømis sum eg sigi sum hesin her maðurin plagi at siga sum hugsfrábið ja men vit eru noydd at standa her beint fysiskt og vísa fólki hvussu trupult tað er vit ávara ímóti at ikki koma í tær u somu støðurnar sum vit eru í so at lat okkum halda til nyrkjuvørurnar tær vælpalsera professina
deila inni í rúsuni takk fyri
jatakk edvar jacobsen eina viðmerkingaformaður ta r tað er soleiðis sum sum rósa samelsen kom inni í takk fyri ina góða røðu atkomuligeit er ligvið meir søla meir søla er ligvið størri nýtsluna og hini norðalondini hava ikki hettar her men danmark hevur hevur tað rættiliga opið og niðri hevur mann eisini fingið veldi avbjóðingar nú í akkurát ferð við at eftirhyggja hetta her við hvussu ungur skal mann vera fyri at kunna keypa sovorði tí at tí at tey hava so stórar avbjóðingar á økinum so at ogbara tað eru nøkur fá ein sum fær eina veldliga avbjóðing av at vit gera tað meira atkomiligt tað er ein for nógv tí tað er ikki bara tann viðkomandi men tað er øll familjan sum viðkomandi varar av sum sum svír um
tí takk fyri harra formaður
rósa samansinnú missi eg nú ljóði eg kanska øgiliga fanatisk men eg eri altso ikki fanatisk tá eg hevði blandt um ikki pík hvat fólk gera hvat tey drekka og ikki drekka hvør tey drekka tað tað má tey um men tað er for nógvi fakfólk sum ávara millum annað er ein dama sum eitur frita hansen sum hevur ráðgivið tí norsku stjørnuni um hvussu mann skal gera og seta inn og fyribyrgja tann sama tann sama persónur verður brúkt eisini í danmark í dag tí hvussu hundans skal mann lofta teimum trupulleikum sum sum er í danmark í dag tað er konfirmantanar konfirmantan veitslan í danmark í dag hon dregðir seg um at drekka so fullan altso veitslan er har har verður diskað upp við bæði øl og vín og brennvíni og og mann ve alt um eitt her við blómandak og so tað so vit mugu ikki fáa tann tilstandin í føroyum fyri at leina tað ræðumyndina upp tey sum duga at drekka og vilja tøkka og kunnu drekka og duga at drekka hví kunnu tey ikki fara til eina nýggju stað og keypa á tey høgt spesialiseraðu støðu
sum rúsandi er í dag ja og so er tað
bjarni kárasum petersen ger so væl takk fyri harra formaður og takk tilrós samuelsen fyri fyri røðuna hóast hóast tað hjáfyri meg jóðar viðhvørt eitt sindur damadagskent so so skilji eg væl argumentatiónina við ati at mann má eisini ansa eftir atat mann ikki í gásaren frostar misnýtarar ella ella alkoholikarar tað skilji eg væl og eg haldi eisini at tey skulu mann skal ansa eftir tí og at tey skulu hava allan ta hjálp og og mann skal gera tað neyðuga fyribyrgjandi arbeiði í tí sambandi men mann kann eisini venda tí eitt sindur av høvdi altso tað verður sagt hví kunnu øll hesi her sum duga sær hógv ikki bara fara eitt stað og lata hini ganga runt ótarnaði frá freistingina men eg kann eisini venda tíg við ag siga hví kunnu vit ikki keypa tað har vit vilja og lata hesi her fólkini fara keypa inn kanska til ein í ein handli sum velur ikki at

rósa samuelsen takk fyrihara formaður eg skilji væl tað sum verður sagt men so tosar mann um heta her ati hví skal mann lata seg freista og men eg vil siga tað at tað kann vera í fleiri førum at tú føðir misnýtslar misnýtara tí tað kann vera øgiliga legalt altso man knn kaka itt dømi um at tað er øgiligani gott og deiligt og fínt at kuna fara út at eta at fáa sær glasavín men hvat hendir í fleiri førum tá ið tú fær til hús tað er fleiri døgum í dag tíverri tað er anar kentur góðkent at fara út at eta og vera líkasum øll hini og tað kann eisini vera ein máti at siga ja men altso øll kunna keypa ein glasa en ein eina fløsku vín og ein pakka a mjólk jamen altso so í veruleikanum kunu vit eisini føða
misnýtar nógv fyrri enn hvat vit gera í dag
gold ja har var formaður tað er gott at hoyra eina greiða talu og eina greiða frágreiðing um hetta her at tey sum hava lætt at ella ella noyðast at flyta seg lítið sindur longur tey bjøvast tey noyðast at taka hensur til hini sum hava eitt sindur trupult við at stýra teg hvussu mann sleppur endan allan vegur tú ráðast at samla sær vísti á so fær man nakrar en enormar trupulleikar og tað okur klára higartil at hilda at sloppið undan so eg haldi at tað var heilt fantastiska fínt
og greið talan sum rósa samuelsen hevði
rósa samelsentakk fyri harra formaður takk fyri hennik old atso vit minnast øll hvussu tað var fyrr í tíini tá ið kassamentaliteturin var mann hevi nógvar dømur um nógv dømir um hetta her hvussu hvussu ja men man tosar um hetta her og áðrenn ta tíðina eisini at hvussu nógv fólk hava livað í arma ppá grund av misnýtslu ømenn eru farin upp um fjøll tíbetur var tað bara ein also fáar kvinnur tá men kvinnurnar eru vælkomnar eru væl viðkomnar eisini nú menn fóru up um fjøll og teir brúktu allar tær pengarnar sumdar og átta og allir pengarnir tir for kent brúktu teir til brennivín tað sum mann sm gjørdi nú tá við at broyta í tveyoghálvfems tað var tað nú nú nú fyribyrgi mhann tað alt hetta her børtaríið sum var tá sum eg minnist tá var sum ung genta hvat gekk fyri se í havn soleiðis tað at nú ar tað skipaði viðurskiftir eg haldi at vit lep var stolgt av teimummøguleikum vit hava í dag at vit kunna fara inn í avt stað og keypa har sum vælkvafiliseraðir skúlaðifólk ráðgeva teimum njótarum sum sum sum velja atmist siga at
alkohol upp á ein fornuftiga matta takk fyri ja takk fyri so er tað ingols sólheim olsenur fær orðið
takk fyri harra formaður ja tað er ikki fyrst fyri at vera við til at viðgjørt sknandi ella uppskot um er túhvussu u rúsdrekka sølu

mát sum tálma rúsdrekka nýtslu eg eri orenteraður og tað er altkomiligheitog prísur

øalt tað sum mann ølsl kann nevna sum kundi tala fyri atmann ikki bar hugl upp á tað visti mann er øgiliga liberalur so kann tað virka eitt sindur dupultnoralst at vit hava eina eina eina alkóða lóggávu sum skal eitast fyri at vera tálmandi í rúsdrekkalóggávuni og samstundis skal hon geva so kon mann spurt hví skal mann so ikki bara akurát saman koyra tað út í havdarnar kulnu teir fáa tað

eg eri ikki fyri at eg eri ikki fyri at mann fer og liberaliseraðr hetta her so nógv sum het uppskotið leggur upp til nettupp tí at eg veit tað at tað er tað sum tálmar tað er atkomiligheitin og tað er prísur tað verðr ofta ført fram at ella at nýtslan ikki øktist tá ið vit fóru frá kasskassamentanini yvir í rúsalæt upp men tað er kanska eisini ein ein góð forkláringuppá tað tí at eg minnist gott hvussu hað var tæ kassarnir vóru tað var nógv bíligari tað var munandi bíligari at drekka áðrenn rúsan kom

so tað kann vera ein góð forkláring uppá hví ið tann sannliga nýtslan ikki vaks men eg veit eisini tað at tá ið kassamentanin var tá var altso tað legði eisini lunnurnar undir eitt ræðuliga ósunt dekkarí so tað var gott at vit fingu broytt tað altso tað tæteir litarnir sum blivu druknir undir undir kassamentanini teir bredrukturnir av nógv færri fólkum so tað vóro so segði han hevjidrekkarar sum og og og drukku meginpartin av tí tað var nógv meir brennivíndrukkir tá sterk øl og minni av av víni tað láhvalitetsvínista var nakað so kvalitetið fólk fingu møguleika fyri at fáa keypa endi kvalitetsvøru við undir undir hvønnari vegleiðing tá ið rísaran kom taðereingin ivi um tað o eg haldi eisini at at at akkurát tann funktiónin hevði eg ræst visi eg var vissi eg var vissi eg sjálvur drakk í dag og var sera við at fáa góðar droppar og og góða vegleiðing so hevði eg ræst akkurát hatta tí at eg rokni við at visti tað bleiv liberaliserað so nógv og fór út í handlarnar so so hevði tað kanska nettupplivið við hetta her diskavntvøra sum hann fór eftir skjótt um setilið og meðan mann ikki fór at hava lagur av dýrum góðum víni sum mann kanska seldi eina fløsku av einahvørt ár ella eina mmári tat tað er for dýrt at hava lagur at sovorði tað hevði eg ræst vist tað men so ver tað eisini halt hetta her sum tað verur tosað um misnýtslu og at ansa eftir isnýtarum og sovorði altso eg at tað er ræðuliga amva langt hjá mær at diskutera hetta hertí at eg hoyri sjálvur til tann partin av fólkin sum egikkisal dekka so ttað er og og tað er eingin ivi um mínari verð at tað er fullstendiliga líkamikið fyri meg eg hevði eg eg kuldi nokk fingi fatur í tí við taðvar tað tað er fullstendiliga líka vitið um tað í rúsuni ella tað er í ein handli so tað egur hvørti at hilta frá men tað sum mann skal verja tað er ikki tey sum í dag eru alkoolikarar tað er tey sum kunnu blíva tað tað eru tey ungu sum hava tað potensialu við sum mann lættir um atkomuna og minkar kanska um setti prísin niður eg gangi upp frá kanska at einafr ek taðhevði verið at prísurin hvussu áv ølið fór niður tí at kappinga hevði komið kappingin tept egur størri men tað veit ikki á

fólki so trúgvi eg eisini attað er størri vandi fyri at nøkur av teimum enda úti í misnýtslu sum annars ikki vildu gjørt tað men tey sum longu eru aog tey sum kanska eru eru seta disponerað til tað allíkavæl har er tað nokk líkamikið hvat lóggáva hvat lóggávu vit hava also teyskulunokk fáa fatur

kassamentanin føroyingar hava altíð drukkið illa tí fingu vittí fingu vit alkd forboð egvert ikki ítan hundrð og fýra haldi tað var tá kvinnurnar sluppu at avgera tað og tað var tí at vit vóru úti á einum totalum skráplani við við misnýtslu og átá høvdu vit tá var tað liberalt áðrenn tað mann kundi keypa hana í í handlanum mann fór frá vit valdu tað frá tá pá grund av eini misnýtsl so vert eg altso tað kann vera tað hevði verið nakað annað í dag eg veit ikki men danmark herður ofta brúkt sum sum dømi og eg vsiga at eg veit iki um danir hava ei prosentvíst fleiri alkoholikari tað er slettikki sikkurt men tæir hava eina nógv størri skaðiliga nýtslu av alkoholi tú pjøvur ikkiat era alkoholikari fyriat ava eina skaðiliga nýtslu tað er øgiliga nógvir relateraðir skaðar bæði so og so bæði fysiskt og sosialt og tað kostar samfelagnum og hundantrúgvum at tað verður drukkið for nógv simpulten sumvegi so nógvum øðrum kakur eisini altso tað er jú eisini misnýtsla tað er so ræði at nógv man kann misbrúka og um vit gera kanska for lítið við at tálma fyri eitt annað men vit skulu hel iski út í at forbólssamfelag ta tað ikki aii vil men vit eru øgiliga strangd tá ð tað kemur til tubbak og tað er tey allar tað er tey allar faktstu sum haldi eg sum prætikar fyri at vit skulu fara øvutan veg har at vit skulu gera tað meira liberalt har fer mann nemligaá tan øvuta vegin tí at tað eru sór konsensus í samfelagnum um at at tubbak er faktiskt bara ringt men tað finnast eisini roykjarar sum halda at tað er ikki bara ringt at tað hevur eisini eina sosiala funktión og tað eru eisini liðpavarar sum roykja tað eru fólk sum ganga upp í dýrar havanlesigarir og og annað so tað er tað veist itt sindur um øhvør mann er og og hvat fyri hugsjónir stýra bæði atferð og og og hvusumann heldur at samfelagið skal vera innrættað nei men eg haldi altso samanumtikið at eg haldi egenti at vit hava eina rættliga góða húsaka lóggávu í løtuni tað haldi eg eg eri púra við upp á eitt og tað er atman eigur at hyggja eftir um matstovur tey sum sum skeinkja út um tey ikki kundu havtaðrar skipanir havt lættari eg at fingið fatur í í ella kunna keypt aternatit inn tey tey leggja so rógva eisini eftir kvalitetsvørum og at tey so kundu leita aðrar vegir tað eru ofta altso matstovn er tað ofta fólk sum eru útbúgvin inna fyri etta her tað eru víntænarar og onnur sum hava gott skil fyri tí og at tey skulu vera tungin til bara at keypa tað sum sum rúsan hevur tað tað tað er ikki rætt haldi eg veit ikki um gonga um tað er so um tey kunnu bestilla spessielt ígjøgnum ið tað veit eg ikki halkurat men men men tann tann parturin hevði einki ímóti at at tað bleiv gjørt meira liberalt men hin parturin at við privat fólk eg haldi at tað funkerað gott sum tað ger tað

so øeg haldikki t eg fari at siga meir enmeftir máli tað er fínt at fáa kjatkomustingini og eg haldi bara at mann eigur eisini at at nialisera tað kjakið um hvat misnýtslu er og ikki blanda rúsuna for nógv upp í tað tann mátan vit vitidistiboera og selja rúsdrekka í dag tað hevur ikki so ræðuliga nógv við hin spurningin at gera altíð altso vit vit skulu brúka vit eiga at brúka nógv nógv størri orku upp á at at hjálpa og fyribyrgja hjálpa teimum sum eru komin til misnýtslnum og fyribyrgja at misnýa uppstendurin yvirhøvur og at liberalisera søgul atkomina er ikki ein máti so tað er so etann samanhangurin er su el vussuver men eg haldi at man ka ansa eftir at man ikki altíð plandar tað saman at mann at mann at mann tosar um um alkolismu og misnýtslup á tann mátan tí at eg eri altso tað er stórur munur á alkolismu og nærskaðiligari nýtslu púra ikk a vera alkolikar fær hann á skaðiligan ígu
takk fyri
bjarni kárason eina viðmerking ger su væl takk harra formaður og takk til ingowssalvar molsen fyri eina góða røðu eina røðu sum eg haldi er nokk so ring at andfekta tí hann kemur við nokk so nógvum góðum pengum tað er eingin loyna at framsókn stendur rættiliga einsamalt íð hesum her málinum í í øllum førðum á tingi tá tað kemur til hetaher við kanska ikki netúrliga heta her við við at matstovur skuldi sjálvar kunna innflyta men í øllum førum heta her við at at matstovur skuldi kunna selja líkasum hann til dømis er í danmark men so havi e hug at spyrja ein spurning øh óavhanga igt av hvat mann kanska inni her kundi kundi meint um um hesi viðurskiftini so framsókn gjørdi faktiskt eina eina meiningarkanning um hetta her fyri nú er tað efti hondunm í nok sonógv ár síðani faktiskt tá ið vit fyrstu ferðir latu uppskotið fram í tve túsn og fjúrtan tá vísti tað seg at áleið seksogtrýss sjeyogtrýss prosent av teimum spurdu gjarna vildu hava øl ogvín út í handlarnar æh visu fólki gjarna vil tað hvørji eru vit

ja takk fyri jú jú eg skilji væl hetta har argumentið og ja tað ljóðar kanska eitt sindur aregant at siga soleiðis men altso eg rokni við visu man fór út og spurdi fólk um tey sleppa frá at gjeta skatt hvussu nógv so høvdi sagt tað vila vit gjarna altso tað er ikki altíð at tey eta vesk skynsama svarið man far tá mann spyr vissu fólk ikki samstundis skuldu reflektera yvir hvat er konsekvensin av mínum svari so eg altso eg skal heldur ikki siga at tað hevði verið tað heilt stóra katastrofa vis tað bara var ølivín eg havi verið nógvir finnlandi til dømis so har selja tey øl upp til an atvista styrkið í handlinum og eg meini eg veit ikkium at ger tað hvussu tað er svøroyski norðryt e veit ikki akkurát tað minni nógv um tað føroyska men okkurt okkurt er altso hvussu er upp til pylsurnar er er úti í í handlinum ha tað kann gott vera at rrósa samelsen var inni á onnjum sum eg haldi er øgiliga øgilga týdningarmikið tað er hat hanhyggur eftir eftir aldrinum av teimum sum arbeiða í handlunum altso so má manst gera okkurt okkurt har tí at tað kann ikki vera fjúrtan ára komum børn sum fara at selja alt
til vaksiðfólk ja takk so er tað billiustinussen sum fær orðið
ja tað er ordiliga hugaligt at sita á løgtingið í dag og uppuppliva at mann er í partur við meginpartin av løgtinginum tað er stuttligt at hoyra hugburðin sum kemur fram og atsjálvt uppskotsetarin staðfestir at hann er rættiliga einsamallur um hesi sjónarmiðjini og tí skal eg ikki sjávandi ikki fara so illa við bjarna kárasom petersen sum er eini ógvuliga skilagóður og fryntligur og útmerkaður persónur up á allar mátar menmiðflokkurin hevur eina heilt greiða støðu til hettar og hon er júst tann sama sum hini ramsøgufólkini hava víst á at lættari agongd føra tilt størri nýtslu tað eru tað er kulfaktx tað fáa vit ikki stigbent upp á nakran máta og føroyingar hava líka síðani rúsan kom í trýoghálvfems so hava vit ligið á sirka á góðum seks litrum av roynum alkoholi um

perføroying um árið og og tað liggur har enn seks komma tveir litrar haldi g tað var í fjør meðan í london har sum tað er frí atgongd tað tað tað ringasta dømi er litaðá tey liggja oman fyri tólv tólv litur roynt alkohol og russland liggur rættiliga ovarliga eisini og nøkur meina a tølini fyri russland burdu verið hægri tí at tað eru ikki øll tað er ikki øll hagtølini sum eru við haldi at hesi sjónarmiðini um ati úrvali fer at blíva betri um um tað verður vera onnur sum sleppa at selja rúsdrekka tað ivist eg í tí altso eg skilji læna at at rúsan hevur eitt rættiliga stórt úrval altso visti mann fer inn á heimasíðuna hjá rúsuni og hyggur bara inundir ta kategurina sum eitur øl og seiter so skal mann blaga síðu niður og síðu upp altso fyri at koma niður til botniná tí listanum og tá er tað bara tvey tvey heitir sum eita øl og seiter og fer mann so inn á tað sum eitur vín og sterkari vín og alt møguligt so er tað ein øgiliga stóri eitt øgiliga stórt úrval sum rúsan hevur og hon hevur spesialiserað seg innan fyri hetta øki og eg skilji eisini at er tað so at onkur brúkari ynskir at fáa fatur í onkrum serligum sum sum hann ynskir at keypa so byrgda eisini til at gera avtalur við rúsuna um tað so eg haldi at tann trupulleikin er ikki sur og atgongdin hjá teimum sum hava fyri neyðini at keypa øl og vín og brennivín hon er rættiliga góð altso rúsan hevur opið sum sum aðrar fyritøkur allar dagar í viku og rúsan er staðsett kring alt landið at líkna við til dømis apotekið altso vit hava eitt apotek í eysturoynni og vit hava eg haldi tað er bara eitt í streymoynni og tað er altso fólk fáa fatur í heilivági vist ty hava brúk fyri heilivági visti tey passa seg upp tá ið apotekið hevur opið og tað er tað sama við rúsuni tey fáa fatur í tí tey hava brúk fyri í rúsini so tað kann bara appulera til impulskeyp at siga tað at at tað skal vera rúsdrekka skal vera tað skal vera í hvørjum handli og tað skal vera á vera aftan fyri næsta húsahorn tað kann bara appulera til impulskeyp meðan dugir mann at planleggja tt lítið sindur so klárar mann eisini at planleggja at keypa tær rúsdrekka mann hevur brúk fyri teir næstu dagarnar við at við at gera sær ørundir í rúsuna meðan hon hevur opið tað burdi ikki verið so trupult og so verður eisini grundgivið fyri uppskotsetarin grundgevið fyri at vanarnir hjá føroyingum eru broyttir síðan rúsan kom og tað stóra forbrúkið eg burtur og taðer komið í meiri í fasta legu og fólk duga at drekka og sovíðari men so vísir mann samstundis á at tað er eitt ávíst formyndarí og og tíðin er farin frá hesum og og rúsan førir til at mann má leggja inn undir seg tað tað passar ikki ordiliga við tað sum mann sigur í tekstunum omanfyri at atnú nú nú duga føroyingar at drekka og nú eru skipaði forhold tað passar ikki ordiliga við tað sum stendur longur niðri í tekstunum at at rúsan eggja til at mamma tá ið man fær í rúsina so má mann keypa meiri enn neyðugt og so víðari so eg haldi at kanska argumentini tey eru eitt sindur leitandi fyri hesum her men tað sum tðeg haldi hevur týdning tað er at vit at vit sum politikarar innrætta eitt barnavinarligt samfelag og rósavar inni á tí og onnur á ver ini á tí eisini hat tað er týdning at vit sum eru vaksin skilja tað at vit mugu til síðus seta nakrar av okkara tørvum um tað kann gagna børnini um tað kann verja børnini og hetta her er gjørt rúsan er gjørd fyri at verja børn og ung tað er eingin ivi um tað fyri at halda teg burtur frá støðumi har sum børn og ung ferðast so fyri at tey ikki skulu møta rúsdrekka allastaðni og ikki venja seg við rúsdrekka sum eina gerandisvøru tí tað er tað jú ikki

tá haldi eg at tað gera einki um tey vaksnu sum ynskja eina betri atgongd at tey siga sum so ja men vist tað kann verja børnini so ger tað einki um um eg ikki fái akkurát tað sum eg havi brúk fyri hesum økinum so tað mugu vit eisini hugsa og tað gera vit í nógvum øðrum viðurskiftum eisini at vit vit hava ein politikk sum snýr seg um tað so eg haldi harra formaður at hetta hetta málið guliggur liggur væl sum tað liggur og
tað er tað takk fyri ja og bjarni
árason fær eina viðmerking formaður og takk til biljustinussen fyri røðuna hóast hann er ímótur sansýnvís er ímóti hesum uppskotunum so haldi eg eisini at hann er ein skilagóður og fryntiligur maður øh meni til hesar síðstu síðstu viðmerkingina sum hann hevði um at að er kanska ikki ordiliga samanhangur í argumentatiónin tá ið vit siga tað at keypsmynstrið er broynt tá referera vit til tað at nýtslan hevur verið komstant síðani nítjan hundrað og tveyoghálvfems men taðer kanska keyps mynstri altso tað at mann keypir minni av brennivíni um mann keypir meira øl og vín typiskt dýrt altso spesial øl ella dýrar vínfløsku rúsan hevur til dømis kunnað um at miðal transaktiónin er hækkað meðan bolumin er nokk so konstant tað merkir tað mann keypir dýrari og betri góðsku øh tað er i men hitt er tað at av tí at ta er avmarkað atkoman so ger tað tað at tá tú keypir inn og visti tú skalt brúka til dømis

avmarkað atgongd eg haldi atgongdin er rættiliga frí og at keypin undir seg eg veit ikki altso eg keypi eisini undir meg av smør eg keypi ikki bara ein pakka av smør tá eg fari til handils eg keypi kanska fimm pakkar og tá ið tær eru bara útsalg so keypi eg kanska tíggju pakkar altso tað ger mann sjálvt um tað er tað er matvør handlar allastaðni tað er ikki so nógv øðrvísi enn tað nei eg haldi at eg skal ikki taka nakað frá nøkrum sum sagtur tað men eg haldi at ingovsólin olsen hevði tann besta setningin sum er sagtur í hesum orðaskiftinum hann segði tað at tað eru ikki alkoholikararnir vit kunnu verja ella skulu verja men vit skulu verja tey sum kunnu blíva tað og tað er børnini og tey ungu sum vit eiga at hava fyrilit fyri tá ið vit lóggeva hesum økinum
takk fyri harra formaður ja takk síðani er tað bjarni
fyri tað harra formaður og og og takk fyri eitt inntil víðari gott orðaskifti hóast mann kanska kennir seg eitt sindur einsamallan í kvøld nú tað líður ímótiklokkan er átta øh tað skertst ikki burtur at teir flestu røðararnir ella framsøgufólkini frá teimum ymisku flokkunum síggja nokk so negativt upp á tann partin av lógaruppskotunum sum snýr seg um at mann skal kunna selja øl og vín í eitt nú matvøru íhandlinum og til tað kann eg siga eg skilji væl argumentatiónina man eg eri stúrin fyri at atkoman kann elva til meirnýtslu ella meira misnýtslu og tað havi eg sjálvandi fult forstáilsi fyri og eg taki sjálvandi eg vil sjálvandi ikki ella framsókn vil sjálvandi ikki at vit fáa eina nógv hægri nýtslu skagiliga nýtslu ella at vit fáa fleiri rúsdrekkamisnýtar ba sláa tað fast øh uppskotið sum vit sum vit leggja fram her tað er í tveimum partum tann eina er kanska eitt sindur meira eitt vinnupolitiskt átak og tað er tað at mann loyvir matstovum og øðrum at innflyta rúsdrekka sum er undir tveyogtjúgu prosent tað vil siga øluvín reint praktiskt øh og tað er tí at tey hava fleiri ferðir sagt partar av vinnuni at tey fáa ikki nøktað sín tørv og at at skipanin er ov stirvin tá ið tað kemur til at innflyta tær vørurnar sum tey selja ígjøgnum rúsdrekkasølu landsins tað halda vit er ordiliga keðiligt tí at vit vita at matstovuvinnan serliga hon livir av at at levera eina spesiella uppliving og tað merkir konkret at tey mugu hava møguleika at fáa fatur á spesiellum vørum til at bjóða sum kundum vistu vit taka koks ella fútastovu ella aðrar av hesum her rættiliga fínum matstovunum har sum útlendskir gestir koma hvørjum degi tá hava tey ein tørv á at t verað nakað sm serligt og til esstil tað krevst at mann hevur møguleika fyri at innflyta tað sum mann nú einaferð hevur brúk fyri so tann parturin er í størri mun eitt vinnupolitiskt átak í mínari verð og eg haldi eisini at tað var kanska eitt sindur meira positiv tóni rundan um tann partin í sjalinum tá ið manntá ið framsøgufólkini vóru frammi og við gjørdu tað hitt er nakað sum framsókn hevur egentiliga tala fyri líka síðan flokkurin bleiv stovnaði stovnarur í tvey túsund og ellivu og nú yvir tíggju ár seinni kann mann siga vit standa enn líka einsamøll við tí í øllum førum í løgtinginum tá tað viðvíkur tí at koyra øl og vín út í handlarnar lat meg lat meg siga tað soleiðis at vit halda tá ið rúsdekasøva landsins bleiv stovnað í nítjan hundraðogtveyoghálvfems tá var tað ein forbetring av tí kassamentanina sum sum var áðrenn mína tíð eri føddur í nítjan hundraðog fýraoghálvfems og g kenni eg ikki til hvusu tað var tá men mær fortalt tá var drykki mentanin nakað øðrvísi enn hvat hon er í dag h ta hevur so víst seg at síðani rúsdrekkan sølan kom sum jú egentiliga er ein leberalisering av tí undanfarnu skipanina so hevur tað ikki elvt til so ræðiliga stóra morðnýtslu og tað hevur elvt til at keypsmynstrið er broytt tað vil siga at mongdin av rúsdrekka sum føroyingar drekka er nøkulunda konstant men mann er farin til at drekka nógv minni sterkari løg altso brennivín og mann er farin til at keypa meira øl og vín og kanska serliga servørur altso serlig spesial øl og og lutfasliga dýrar vínfløskur a tað er til dømis rúsanni sær í hagtølunum at voluman av av vørum sum teir selja ella litrarnir litratali er nøkulunda støðugt men miðal transaktiónin hækkar tað vil sia at tú betalir ella keypir dýrar vørur og keypir alsamt dýrari vørur fyri hvørt ár tað er nakað við at mann hevur fungið eina eina bevíst heit í føroyum rundanum rúsdrekka og at mann drekkur rúsdrekka ikki primert fyri at rúsa seg men tí at tað er ein sovorðn niskivøra sum sum sum sum mann egentiliga hevur eina intosiasmu rundanum so tað er nakað sum sum er broytt markant síðani rúsdrekkasølan kom og eg haldi eisini tað at fyri at tryggja tað at mann ikki so segðihan bunkrar tá ið mann fær í rúsina at keypa so haldi eg at tað hevði verið betur vissi mann til dømis kundi keypt ølivíni matvøru u handlinum at so keypti mann eftir tørv eg haldi tað ati rúsdrekkasølan hon hevur ein ein ein truplan leiklut tí at samstundis sum hon skal tálma nýtsluna við at hava øgiliga høgar prísir og fyri at royna at avmarka nýtsluna so hevur hon eisini endamálsorðinginsum sigur hon skal rekast út frá einum vinnuligum grundarlagi og tað haldi eg at tað haldi eg vera tvey mótstríandi endamál alt aná líka og eg haldi eisini at hetta her við at mann bara kann hækka og lækka hetta her avlopskravi frá deg til dags tað er eitt sindur óheppi bæði fyri rúsrekkasøluna sjálva men eisini fyri politisku skipanin at mann brúkar tað sum ein

vit halda eisini tað at vit hava eitt ávíst álit á at føroyski borgarin er so mikið av sær komin og so mikið ábyrgdarfullur at hann kann taka sjálvstøðugar avgerðir hesum viðvíkjandi altso vit vilja gjarna lata álitið upp til vanliga borgaran til at kunna taka avgerðir um hvørt tey vilja keypa eina fløsku vín eitt kvøld tá tey hava keypt eann góðan búff ella um tey velja lata vera problemið har er sjálvandi at vit koma inn á spurningin um misnýtslu og vit koma inn á spurningin um tað skaðiligu ávirkan á og um hvørs atkomiligheit elvi til mornýtslu og til tag vig at siga at tað er sjálvandi eitt sindur ringt at spáa um hvørt tað elvir til meira misnýtslu tað er eitt sindur tað er eitt sindur tað verður eitt sindur pástand ímóti pástand øhtí at sum ingols sólvan molsen var inni á so skal ein ein ein verandi misnýtari ella alkoholikarar nokk fáa fatur í rúsdrekka vist tað nú er tað hann ynskir sær hin spurningurin við atvið at mann vil mann vil ikki eggja fólk til ati til at til at byrja uppá rúsdrekka altso tey sum hava fundið kjaldi fyriat blíva rúsdrekkamisnýtar at mann ikki instroduserar tey fyri rúsdrekka tað er ein problematikkur sum eg skilji og tað er eisini nakað sum sum fær megat koma ninn á tað næsta punkti um at hetta her skal ikki bara vera á sovorðt waild og st har sum ein og hvør kann gera hvatt mann vil altso mann vil sjálvandi hava tað at visseg nú at ein av teimum stóru matveruketunum í føroyum seta sær fyri at hava eina avtøling har sum tey selja øluvín jan so skulu sjálvandi treytir fylgja við mann kann seta ásetingar um hvussu tað skal uppivarast hvussu tað skal goymast hvat fyri starvsfólk kunna handfara rúsdrekkaði og nær mann skal lukka og nær mann ikki skal hava opið og so framvegis tað eber til at gera ásetingar um og eg veit ikki um tit hava verið í kassablufthavn keypmannahavn nýligani men har hevur mann til dømis tikið sigarettavdeilingina og púrasta goymt hana burtur altso hon hevur faktiskt eg gansliga hun er kamm og flera soleiðis at mann ikki so onkursvegna verið eksponeraður fyri te og tað er einki til hindurs fyri ati at teir aktørarnir sum høvdu tikið tað upp at byrja selta ólavín ikki kunnu gera tað sama øh eg loyvi mær at ivast í um freistingin verður tað størri sum altso at tað verður so alvorligt fyri tað um mann koyrir ølumvín út í handlarnar at at ein og hvør maður ella kvinna ikki klárar at halda seg aftur eg haldi tað er eitt lítið sindur dómadagsprofetiskt meni men tað er sjálvandi ein vandi men tað sum hetta her snýr seg um tað er fyri tað fyrsta tað mann fær mann kevur loyvi til matstovurnar at innfluta innfluta sjálvar sum er eitt gott vinnupolitiskt átak í mínari verð og sum tað eisini tykist at vera eitt ávíst forstáilsin fyri í salinum hin parturin sum vit kanska ikki blíva samd um tað er tað at mann vil gjarna hava at mann letur áliti aftur upp til borgaran og at mann vil gjarna tryggja tað at við at koyra tað út í privatu vinnuna so fær mann betri góðsku betri atkomiligaheit betri prísir sum sum eg haldi eisini spæla eitt sindur inn til ati at tað kann eg veit etta ljóðar eitt sindur paradosalt men tað kann skapa eina ávísan trivnað tí at tað sum mann ger niðri altso tey teir føroyingarnir sum fara niður at lesa í keypmanna havn til dømis teir síggja øgiliga positivt upp á at visti tað er tørvur á tí ein fótbóltsdystur er frá at so leypur mann oman cvnulevun og keypar ein sicspaka karsbeg visti te tað mann hevur brúk fyri akkurát her nú men tað elvir eg ikki til nakrar misnýtslu sum so so tað e eitt sindur tað at mann vil gjarna hava eina mentan har sum mann kann fara út og keypa øl ella vínvist bh fyri tí tí at tað er nakað sum nýheimkomnir føroyingar hava havt sum integreraðin partu av lívinum í kanska eini trý ella seks ár og tað haldi eg eisini kann betra um kappingarføri fyri at varðveita tey ungu í føroyum eg veit at tað ljóðar eitt sindur sum at mann mann mann strekkir tað eitt sindur men eg haldi alvorliga at tey ungu sum fara til keypannahavnar fara har millum annað tí at har eru eitt sindur linari viðurskiftir tá tað kemur til atgongd til rúsdrekka sum jú er ein integrerari partur av av lívinum hjá nógvum sum eru g lesa u
í keypmannahavn takk fyri ja takk fyri tað er ikki nøkur viðmerking men nú fekk henrik gold nú fær henrik gold orðið
hjá fr at tær føla seg eitt sindur einsamallan í hesum her málinum og tað hopi eg at tær far at gera rættiliga nógv á framyvir afturat at tar fara at føla seg einsamallan tí eg haldi ikki at hetta her er nakað sum mann kann ella tað skal blíva sovrøtt opstandilsi burturúr at mann ikki kann klára seg við at fara inn í rúsuna og keypa tað sum mannhevur brúk fyri onkur sigur at nú havi ikki verið so oftan júsni men men a vir inna fyr huðrin end frs og at tað er so nógv sløg at velja í eg veit k um tað passar at vistimann keypir eitt av hvørjum so kann mann ganga hálvsfullur hólshvíti tað mæsta árini so tað er ikki úr vali sum manglar og tað sum mann sigur í mun til ar í smærri londum sum tey selja í handlin har siga tað at úrvali er so lítið at tær bara konsentrera seg um tað sum mann seljir nógv av og letur so annað bara fara so veit eg ikki hvat hvat ið munurin er á á her hjá okkum eg trúgvi ikki at g sum sagt í niðan tveyoghálvfems so fingi okur eini eina nýggja rúsdrekkalóg eg var eini av teimum sum tók undir við henni eg má siga t tað at eg var rættiliga ivingasamur tí at eg haldi eg svavi ikki einar tríggjar netur áðrenn avstemningin tí eg ivaði ist í onkuntíð helt eg handan vegin o onkuntíð heldi hin vegin men tíbetur má eg siga nú at eg stemmaði fyri tí og og hildið okur hava hilgdið fast við við tað og tað hevur ført til at at forbrúkið forbrúkið eg gingið tann veikara vegin kanska er nøgdirnar liturarn er eitt sindur meir men men men sum eg skilji av lanum so so so so er so erði brúkið veikari og tað er kanska gott nú sigur

úr brúkarin fer stúra úr val eg haldi heta r akkurát mótsatt av tí sum sum tey siga frítt og frælsi at sjálvi at bestemma tað ljóðar øgiliga fínt tað kann tað sjálan fylgja teg vera nakað um men eg havði eisini at hugsa meg til til dømis um morgnan til smyrðilla hálvgug sekrjeg kuni hava gott hugsað mær at koyrt meira enn fýrst í at visi visti isti eg ikki verði ein vandiat bleiv tikin so hevð koyrt hálvfems ella hundrað til hálvgu seks um morguni burtur frá tæir tíðirnar i lembingini ha páskjonikarnr eru tíðligandi uppi men men men aðrar mátar so hevði eg hildið at men mann kundi sagt háltað horta hálvfems men tað eru baranøkrur reglar eru og og og og um mann skal umgangast at nøkur fólk fara totalt yvir gvind

viðmerkinguni at fólk hava nøktað tann dagliga tørvin tá má mann spyrja seg sjálvan eru tað virkuliga soleiðisnar at fólk hava dagligan tørv á alkoholi tey fólkini hava eitt stórt problem sum hava dagligan tørv vistu mann skal røkja eitt arbeiði í nøkulunda skil so hevur mann absolutt ikki brúk fyri dagligum tørvi alkoholi eg havi havt eitt arbeiði sum eg havt ábyrgd av av øgiliga dýrum útgerð dýrum skipin sum kostar ei ein rúgvu av milliónum og tað er eitt sum hevur staðið fast har endin sleptur á landi ikki ein dropi av alkoholi niðurum av nøkrum slagi tí katastrofan kann blíva so stór at er óupprættiligt so at tað eru nøkur ting her í verini mann ikki kann altso arbeiði ikki kann fløkja tað er møguligt at mann hevur heitt arbeiði egveitikihvat tað skuldi veri fyri at arbeiði mann mann kann hava dagligan tørv ella dagligt brúk tað má vera eitt øgiliga spesielt arbeiði men lat tað so fhar øll tey sum hevur rundan um okur hava havt altso grønlandð hevur havt tey vóru útnorðaráðnum nú tey vóru í í vágir útnorðráðnum tey snakkaði nógv tey yngru fólki ho snakkaði nógv um ella kanska tvey av teimum at mann vildi sleppa inn til eitt rúsusystem sumhann hevði í føroyum sleppa vekk frá at selja í handlinum tað var teirra so eg havi mergiliga eitt sindur við ein tann ein av teimum hon hevur ætlaðu at leggja eitt uppskot fram tí tey vilda at sleppa vekk frá handlinum vekk frá har sum børnini ganga prøva at fáa nøkur onnur ting inn í ninn at hugsa um inni inni í í matvøruhandlin at her er alkoholhølan og so er tað ja eg kann viðganga tað eg eri eri kaffi misbrúkarar sum biljustinssen vera við smørinmen eg keypi nógv kaffi tá ið teg erupp á og so er tað hetta her sum sum verður víst á at skalt tú hava ein búffur so mást tú hava tað rætta slagið av víni altso hvat hvat er er tað kanst tú ikki eta ein búff uttan tað rætta slagið av víni s man kan man ikki bara siga tað visti mann skal steikja lippur ja men sjálvandi sktso skalt tú steikja lippur í tí rættas lagnum av víni tú kanst iki fara at steikja lippur í margarini er tað virkuliga so galið ella hvar er mann komið til

øaltso hetta her er altso eg eg las er tveyoghálvfemsk eg las øgiliga nógv eg eg dugdi uttanat aftur hundrað ár aftur í atkvøðugreiðsluna um um um um um forboð fyri sølu á rúsdrekka tað vórðu bygdur í føroyum sum hevði eitt hundrað prosent undirtøku fyri at stoppa sølu á alkoholið teg haldi tað var heilt fantastiskt tað vóru tvey hundrað fólk í atkvøddu er úti í tvey hundraðog hálvk atkvut tað var eingin stemma fyri at loyva sølu av rúsdrekku eingin stemma hundrað og einogfýrs ela tveyogfýrs hvat tað var e minist eg afkurat sum stemmaði fyri at at stoppa tímanvar farin út at koyra totalt út at koyra og hetta kann bara ganga ein veg vissu okur fara at at at at ogog eg haldi at mann atso staðin fyri tað at siga her at at tað skal verða tíðarhæskandi lóg og frítt fræls so skuldu mann ropta rá við skoðarmaðri inni her okur skuldu ropta ráð fyri at okur ikki hava gingið tann skeiva vegin síðan hendan skipanin kom tað er fantastisk fyrimunur

viðmerking bjarni kárasund petersen ger frá takk fyri harra formaður henni goldið hevur sum altíð nakrar nokk so stuttligar eygleiðingar og viðmerkingar men eg havi hug at seg at nú sigur hann til dømis tað at ja men er úrvalið í rúsuni ikki gott nokk og so spyrur kundan so sigur hann nei tað kann gott vera at henni goldið er ósamdur men spyrst tú kundan bæði tann vinnukundan og tann vanliga brúkarin sum sigur at nei tað er ikki gott nokk og tað er eitt sindur í tí ljósina mann skal síggja ta viðmerkingina at við at koyra øl og vín út í handlarnar so væntar mann eitt úrval sum er betri og sum er til gagds fyri kundan sum er rættiliga kræsin í dag og keypir ikki rúsdrekkar fyri at rúsa seg men tí tað er ein kvalitetsprodukt sum at brúka til matgerð og til nýtslu og annars og tá ið vit siga dagliga nýtslu tá er tað eisini sæð í ljósinum av at mann kanska drekkur eitt glas av vín til eitt máltíð ella tú drekkur eina øl til ein fótbóltsdyst tað er ikki hendan her hetta forstáilsøkið hennara er gold við at mann liggur eftir bøkkunum morgunin eftir so

soer ta niad gersæaarra formaður eg eg havi skilt á lagnum at í nøkrum ateimum plássunum altso rundan umokkuri er har sum ta eru smáumráðir altso sum okur hava nógv har í føroyum har er útvaldið úrvali sterkt begrensa í mun til tað sum rúsan sji sterkt begrensa thand í norður skotlandi sum hava fimm sløg ar víni og her uppi er g einieingin dugir hvussu nógv uttan at hvussu hvussu tey eru og á fólk eru kræsan úlendingar altso eg haldi at tað er fínt at okur planga nakrar krónur burtur ú úrtlendingum vist teir ikki skulu betala mveg teir mvigfrøar útlendin vit skulu ikki kuláa betala naknakrar krónur burturav at betal at keypa fyri vín og keypa annað hvørj vegrðini skaln mann kann mann fáa nakað burtr úr tann tí at so tað beturi tey sita e niður eitt annaðstað niður í europa vssimisi mann ikki skann fáa nakað burtur úr teimum og tað at at at at brúka efta mat so vorði tað er møguligt at eg man viðganga tað eg eri er totalt o moderna við eg brúki endan margarinu at steikið eg enn statvekk so eiga søvorði kann mann verast men men tað má mann so bara bara bara liva við at mann ikkisteikur en búffur í í í víni

ja so er tað rósa samensen takk fyrihara formaður eg følar st følr eitt idur provukeraðan av hennrik old tá hann nevnir um vi við mat og og og vín eg veit at tað eru fólk sum gera pannukakur tá ið eir ekstra fínar so koyra tað av stanka av av øl í og tú kann gera tær mest fantastiskur grýturættur harsumi harsum vín er í eisini so at mann skal mann skal altso s tað skaln brúkast til so nógv annað og tá ið tað gjøgnumkóka so so er einki haldgol í men og hata er tað sum sum sum ferðavinnan koyrir upp á altso tey vilja hava massigur ein øðrvísi mat einhvat vita von við bara kóka rastnar fisk og og eplir og og smelt ella gadnatálg altso tey vilja hav okkurt annað lippur stoktar sum eru vendar í hvítvíni ella okrsornak eisini

mun til rósi samensen eg havi fingið fleiri uppskriftir frá honni nieri eg komið so langt eg fara at prøva tær tað veit eg men men hetta her við at at kóka nei at baka pannukakur í øli tað ivist eg í at verður tað allarfyrsta sum eg fær í holt við tað rokni eg við tað verður knapt nokk tað men men ókey visti mann var sikkur í at mann ikki skuldi koyrt nakran dagin eftir ella ella eella annan dagin eftir so veit eg ikki at eg ikki skuldi fara í hálpt við nakar pannukakur av øli so so langt kann mann koma ini m men lat tað so fara tað tað er men men hitt hitt at at útlendingar ikki betala ikki sleppa at betala eit sindur tað er fína græiður at teir sleppa at betala eisini tað sum tar betalir inn á restatjónnin í havn og atla ærastani tí mann fær ikki meira enn tað burtur úr teimum so at at ongantíð betur at tað betalti um tar betalti dupult so nógv so at ta so ar tað
eisini fínast lordu ongantíð betur ja takk so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið magnus rasmussen
av uppskot frá framsókn man gera broytingar í rúsdrekkalógini og he verður nokk so nógv sagt í kvøld um hetta málið og sum landsstýrismaður so haldi eg havi tað greiðu fatan at at tingið stendur øgiliga væl saman um tað lógina sum er í dag og at framsókn stendur rættiliga einsamalt í hesum her málinum og framsókn hevur sum uppskotsstillarin segði havt hetta málið frammi hvussu onkran variant av hesum her síðani flokkurin bleiv stovnaður í hvussu er bæði í tvey túsund og fimtan tvey túsn og nítjan hevur mann havt uppskot um broytingar í

nú hevur mann sitið á tingi sjálvur og og hevur havt orðið tá sum tingmaður um um slík mál og tá havi eg hvussur ofta helvt til tað sum fólkaheilsuráðið

sigur og tað er nokk fólkaheilsuráðið sum hevur úttalað seg at jamen hvat er tað sum sum ger fyri at avmarka søluna ag ta er atkonuviðurskiftir og prísir tað er atkonuviðurskiftir prísur og eg haldi at her hevur verið rættiliga nógv gott sagt sum sum passar væl til tað sum eg hugsi um hetta her málið og tað er tað at rúsdrekkalógin ella rúsan kunnu vit siga sum vit hava virkað og tey allarflestu londini sum vit samanlukna framvið her í norðuralondum hava luknandi skipanir og vit hugsa ofta um danmark sum ikki hevur og vistu vit hugsa um hvussu nógv alkohol roynt alkohol verður drukkið hvuss nógvar litir at royna alkoholið per íbúgva so liggur tað kanska dupultsókt sum tað føroyska eg haldi at tað hevur verið nógv gott sagt tað er millum annað hetta her at verja børn og ung tað at tey sum skulu í rúsuna mugu kanska ganga nøkur eyka fet ella koyra nakrar eykar kilometrar fyri at fáa tað sum tey hava brúk fyri fyri at verja børn ung eg haldi tað tað er faktiskt væl sagt ati flyta seg eitt sindur fyri at onnur kunnu sleppa til dømis frá freistingini og sum inkolves olsen var inni á hesi her sum fyri at verja tey so at tey ikki fara í hetta sum sum kann vera so skaðiligt tað hevur verið tosað eitt sindur um hetta her við at kundarnir eru so krassnir ov nógv krassnari nú enn enn fyrr og tað sum eg havi fingið upplýst so er úrvalið rættiliga rættiliga gott í rúsuni geg haldi biljustinussen nevndi hvussu nógv sløg av øluseitir vóru og tað sama fyri vín so eg veit ikki um tað liggur í tí at tað eru útlendingarnir sum eru eru meira krassnir og ikki kunnu taka undir við tí vøruúrvalinum sum er men eg trúgvi heldur ikki uppá tað altso tað eri faktistrætiliga sannførdur um at um tað fór í handlarnar bríksna ella ella hvat tað skuldu verið at úrvaliavi verið størri tað tað fái eg ikki ordiliga í í mann sigur í mítt høvd og mær vitandi er tað soleiðisnar at vissi eg nú havi havi líkasum áhuga fyri at fáa eitt bestemst slag av víni ja so kann eg fáa rúsuna at bstilla mær tað so at eg haldi at mann fær tað næstan sum hann hevur hug til ønú sum landsstýrismaður so hevur tað verði nevnt um het her avlopskrævið hjá rúsuni tað hevur ikki endiliga kanska beint við hetta uppskotið at gera so er tað rætt at eg mælti til at mann hækkaði avlopskræv við einari hálvari millión og tað var líkassum í samráð við við rúsuna og so kemur fíggjarnevndin og hækkað við tveimum milliónum so at tað var rættiliga ógvusligt tað sum eg havi sagt um avlopskravið tað er tað at mann kanska kundi endurmett tað og kanska tað kundi verið øðrvsins saman skrúvað men vit vita væl tað at at hesir pengarnir hava eg skal ikki siga beinleiðis verið markaðar til viðgerð men mnanntann upphæddin sum hann hevur fingið inn sum hetta passað rímiliga væl til tað sum mannhevi brúkt til viðgerðarstovnarnar kanska gjertað ikki tað akkurát í men samanumtikið so haldi eg at eg kann siga tað at landsstýrið hevur ongar ætlanir um at gera nakrar broytingar tað havi eg úttalað meg um fyrr og at tað sum e verið ført fram er av mann sigur av teimum sum hava líkasum tala ímóti hesum uppskotinum og kanska tala fyri at vit hava eina rímiliga góða skipan so eri eg rættiliga samdur við teimum so at sum landsstýrismaðuri so fari eg ikki at mæla til at mann tekur undir við hesum her uppskotinum sum fyriliggur men at vit verja um tað sum vit hava og hugsa fyrst og fremst um at at tað er altso atkoman og prísirnir sum mann sigur eg haldi biljustinusen brúkti taðer tað er gulfakta altso at tað er tað sum avmarkar og at vit ella tey sum skulu gera brúka av hesum her ganga eia eyka mýl fyri at verja børn og ung tað haldi eg
eg er fínasta lagi takk fyri ja takk
bjarni kárason eina viðmerkingtakk fyri harra formaður og takk til landsstýrismannin fyri røðuna hóast hann nokk ikki var so positivur sum ein kundi ynskt sær meni nú var hann eitt sinur inni á at landsstýrið ikki ætlaðr at gera nakrar broytingar í hesum viðvíkjandi nú vita vit at tað hava verið bæði í lógini um innflutning um framleiðslu av rúdrekka og í lógini um rúsdrekasøgu landsins hevur tað næstan ár um ár verið lógarbroytingar sum hava í næstan øllum førum lætt um atgongdina ella hækkað markini ella á annan hátt gjørt tað linligari tá hevur mann ikki mótmælt serliga nógv og rúsdrekasøa landsins hevur víðkað sítt virksemi rættiliga markant so hendan argumentatiónin við at atkomiliga eitt elvi til morðnýtslu bæði undir hesi samgonguni og undanfarna hevur hevur rúsdrekasóa landsins stovna nýggjar handlar og víðka um sítt úrval so eg skilji ikki ordliga ta argumentatiónina endiliga h men so hugsaði til hinpartin hetta her við at matstor kunnu innflyta sjálvar
er landsstýris
takk fyri harra formaður ja mann sigur í mínari tíð í landsstýrinum hevur so at gomulheitin ikki verið gjørd betri so og tað verður hon heldur ikki tí eg haldi tað sum fólkaheilsuráðið tað passar øgiliga væl til mítt sjónarmiði og eg eg skilji tað øgiliga væl og kann fyri halda meg til tað tá tað kemur til hetta handa her seinna spurningin so so er tað soleiðisnar at matstovurnar fáa tað sum teir hava hug til soleiðisnar mær upplýst við at fáa rúsuna at bíleggja og eg haldi tann skipanin hevur birka rímiliga væl so tað er líkasum
ligvið heldur ikki kortinum at broyta tað takk fyri

hann er við teg at sluta fyri at steyra pent
so er ta magnusrasmussen ja takk fyri harra formaður ja e eg eg gloymdi faktiskt at nevna akkurát hatta sum henik old sigur tá ið mann tosar um hesir útlendingarnar sum eru í krassnar teir koma til føroyar fyri at uppliva náttúruna kanska fyri at prøva føroyskan mat ella hvat tað kundi verið anda teir frísku luftin í si kanska sleppa ein túr við norðlísinum ella hvat tað skal vera á flot men at teir setast aftur at koma til føroyar tí at teir ikki fáa akkurát okkurt serstak vín tað keyp
tryði eg ikki takk fyri so er tað bjarni kárasund petersen sum fær orðið
rsætakk fyri harra formaður eg skal ikki leinga óneyðugt um orðaskifti takka fguóki fyri fyriorðaskifti og at tey hava givið sína meining til kenninar sjálvt um hann er kanska ósamdur øh vit vilja jú sjálvandi hava og hava altíð viljað havt tað at lvn s kunna seljast í í vanligum handlum og vit halda eisini hetta her við at matstovur sjálvari skulu kunna innflyta er eitt gott vinnupolitiskt átak tað er nokk so nógv ár síðani men eg arbeiddi í einum matvøruhandli tá ið eg var ungur og tað var næstan hvønn dag apprapoog viðmerkingina viðmerkingina hjá hennik old tað var næstan hvønn dag at ein útlendingur kom yvir til diskin og spurdi og estu veindupartment og eg mátti skammiliga fara í eina skuffu og vísa eitt prenta kort har eg hevði tekna einna striku frá tí matvøruhandlinum eg arbeiddi í niðan í rúsuna fyri hetta ferðafólkið sum aloftast var til gongu og so havi eg eisini fyri viku síðani keypt eina viskufløsku til sum gávu tildanaðan kandidat men viðkomandi kann ikki taka fløskuna við til danmarkar aftur uttan at tolla altso tað er so ræðuliga nógv høgur ella førur har sum tað bara í tí smáa er foróligiligt tá ið tað kemur til rússeka og tað er eisini tað er galdandi bæði tá ið tað snýr seg um framleiðslu sølu innflutning tað er ein ein rúgva av reguleringum sum gera seg galdandi sum bæði avmarkar upplivilsi hjá brúkarunum men eisini tað tað potensiella vinnuvirksemi sum sum liggur aftanfyri vit hava ongar spesialhandlar fyri wisky ella ginn ella vín ella nakað vit kunnu ikki hava ein sans fyri tær fínar vørurnar tí at úrvalið er avmarkað hóast allir øgumenninir siga nakað annað brúkarin hevur eina aðra fatan øh og tað er eist sindur tað skal síggjast eitt sindur í tað ljósunum at mann vil gjarna hava at føroyingar hava atgongd til tey somu tingini sum mann hevur atgongd til á meginlandinum til dømis í danmark og støddarforholdið kann gott gera tað tað ongantíð verða á tí støðnum men ein leberalisering á økinum fer at elva til at mann fer kanska í framtíðini at hava nøkulunda sama støði sum mann hevur aðrastaðni hennika old nevndi hetta her við at italienara og franskmenn setast aftur tí tí at teir ikki fáa tað víni sum teir framleiða í sínum heimlandi tað er nettupp tað sum er problemi teir teir tey ferðafólkini sum vit fáa hava nøkur krøv til hvat tey eta og hvat tey drekka tað er bara veruleikin og vinnan hevur lagt seg eftir tí so kann mann siga at mann heldur tað eitt sindur breka at mann ikki sgevur pannukakur við øl øl og steikir við reyðven men at mann gjarna vil bara behalda smelti og smørið tað kann hennrikold gott gera men tað eru nøkur fólk sum hava nakrar aðrar prioriteringar tað skal ag vera pláss til í føroyum tað er onkursvegna hetta her við at tað skal vera eitt sindur liviligt og eitt sindur liðiligt og at mann kann kunna gera tað sum mann einaferð setir sær fyri og forbrúka tað sum mann ú einaferð sær sum gott fyri hon sjálvan uttan at skula verða settur undir fyrisiting av løgtinginum meni tað var tað sum eg siga um hetta uppskotið eg vóni sjálvandi at tað fer at fáa eina eina rættvísa um ikkji annað viðgerð tá tað fer í nevnd øhog at mann sær uppskotið fyri hvat tað er bæði sínar fyrimunir og vansara og so vóni eg sjálvandi at enda at at fólk fara einaferð at taka undir við hesum um ikki nú so so so einaferð tí ati eg eg vil pástanda at hetta er nakað sum sum brúkarin ella veljarin ella føroyingurin tekur undir við at mann ger hóast stemningurin er ein annar í ting

jatakk so fær henniold eina viðmerking gharra formaður nú sigur at hann ska var bjarni kárason petersen at hann mátti skamliga vísa hesum útlendinginum niðan í rúsuna haldi eg tað var hann sigur ella eg skilji tað eg haldi t tað er hann skuldi verið errin av at vísthanvi rúslak hevur eitt skipað samfelag og tú hevur nú havi eg og nú var eg komin il trettan hvørja ferðina til tíggju altso síðu tíggju við trettan vínun á tað má vera skrekkiliga spesiellur framsømaður sum kemur her sum ikki klárar at finna eitt slag av hundrað og fimtan slø tá er mann heilt ófatiliga spesiellur tá mann ikki kann brúka eitt víngslag av hundrað og fimtans sløgur hvør handil í føroyum fer at selja hundrað og fimtan sløg har verður ikki ein krókur eftir til vín o mjólkarpakkar og og og tað sum ogokur vanligur menniskjur skulu keypa tey sum skulu hava henda hendan er handilin sum skal vera so spesiellur eg haldi at tað er fantastiskt at tey hava
er e er ikki kláru at skpriva okkara støð
so er tað bjarnan kárasum petersen takk fyri ja nú var henni goldin í áhettari við ferðafólkunum men mann skal minnast til at at sjálvt um ferðafólkini hava ein ein ein serligan tørv tey ella tey vilja gjarna hava nakað ávíst so snýr hatta seg ikki bara um ferðafólk hetta snýr seg eisini um at føroyingurin er blivið meira árvaskin um hvat hann keypir og at hann gjarna vil keypa góðsku og hann gjarna vil keypa nakað serligt og tað er eisini viktigt at vit taka hædd fyri føroyingum eins væl og ferðafólki men mann minnast til at vit liva av ferðafólkinum og til tess krevur at mann kann nøkur ting og hin partin er so tað at føroyingurin hevur fungið
hvatska mann siga eina fínari nøs fyri tey betru tingini tað er bara realiteturin og tað skal síggjast í tí ljósunum hetta uppskotið takk fyri ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskiftið er endaðog hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin vit eru komin ígjøgnum hesa longu skráina í dag klokkan næstan átta men tingfundur verður aftur í morgin og tá hava vit eisini eina langa skrá ellinta mars klokkan tíggju fríggjadagin og skráin er hentan tað er fyrsti val landsgrannskoðara so er tað triðja viðgerð av løgtismál nummar áttaoghálvtrýss uppskot til løgtslóg um stuðul til ávísar fyritøkur viði fastar útrestur samban við kovo nítjan fyrsta viðgerð av løgsmáln umar hundrað og sjey uppskot løgtslóg um broyting í løgtslóg um fámjinsstunnili við tilloyrandi veðum fyrsta viðgerð av løgsmálnumr hundrað og átta uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald fyrsta viðgerð av løgsmáln nummar hundrað og trý uppskot til løgtslóg um endurnýggja asfaltverk og skerverk hjá landsverki síðani er fyrsta viðgerð av løgtingsmálinum nummar hundrað og fimm sum hevur øgiliga langan tyttil men sum eg fari ikki at lesa alt upp men her stendur uppskot til løgtingslóg um broytingarløgslóg um tænastumenn landsins og tað restin kann lesast á heimasíðuni hjá løgtinginumhvat ið málið snýr seg um síðan er tað fyrsta viðgerð av løgsmálln um hundrað og seks uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um tænastumanna eftirlønir og har stendur eisini nakað parantes um tað er nakað um at aldrin tá ið tænastumarr kann fara úr starvi við eftirlønum hækkari í trýss upp í tveyogtrýss ár síðani er tað fyrsta viðgerð av løgsmálli hundrað og áttaogtjúgu uppskot til løgtslóg um broytingar løgtslóg um føroya realkredittstovn realin og fyrsta viðgerð av løgsmál hundrað og einogtjúgu uppskot til løgtslóg um broytinga løgtslóg um ræði á málinum málsøkjunum tað er at taka loftirin á ogferðslu undir føroyskt raði og fyrsta viðgerð av løgsmál hundrað og tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgunda øld framløga er eisini á skránni so er hesin langi tingfundur lokin